so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag fimtanda desembur tað er eitt mál á skrá tað er onnur viðgerð av løgtingsfíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu vit fara undir viðgerðina nú hvør biður um orðið fyrst verður tað erhard formaðurin fíggjarnevdini erhard joensen
hetta er so fyrstu ferð eg eri í fíggjarnevndini og sum formaður í fíggjarnevndini so erta vr verið eitt spennandi arbeiði

okur hava býtt okum í ein meiriluta og ein minniluta

í meirilutanum er erard joensen billjustinussen jágud mikkelsen og kristin mikkelsen sum hevur hesi her viðmerkingarnar og eg fari at lesa álitið til til fíggjarlógina faárið hevur eins og tjúgutjúgu í stóran mun verið merkt av korona hetta hevur merkt alt samfelagið og okur hava øll verið noydd til at tiðlaga okra tiðlagað okum serligu umstøðurnar okur hava tó í so stóran mun tað hevur latið seg gjørt roynt at havt samfelagið so vanligt sum gjørligt so at fólki vinnan og stovnar hava kunnað virka so væl sum umstøðurnar hava loyst tí byrja mar upp á koppseting síðstí tjúgutjúgu og nú í tjúgu einogtjúgu er um at enda eru umleið hálvfems prosent av teimum sum eru tólv ár og eldri koppsett tvær ferðir roknað varð við at tá stórir partur av fólkinum varð koppsettir fáa samfelagið aftur at kunna virka opið og frítt okur mugu tó ásanna at óvissurnar um nýkomni frábrúgdini gera at okur framvegis eru í eini óvissari støðu sum ger at okur enn mugu hava tiltøk til tess at verja veiku borgararnir og heilsuverki løgtingið hevur staðið saman um tey tiltøk og tilmæli sum landsstýrið hevur stungið útir kortið bæði á fíggjarliga og heilsuliga økinum heilsuverkið er sum heild komið gott ígjøgnum støðuna sjálvt um vanliga virksemið hevur verið nakað merkt og búskaparliga eru okur eisini sloppin rættiliga væl ígjøgnum hesa tíðina føroyski búskapurin hevur tað sum heild gott góða lívsfrøðiliga gongdin í alivinnuni heldur fram og seinastu metingarnar fyri tøku í tjúgu tveyogtjúgu eru upp á trýoghálvfems túsund til hundrað túsund tons

uppoðsjóvarvinnan hevur havt eitt miðalgott ár í einogtjúgu hvat fiskiskap og prísurin viðvíkur men eisis mælir til at kvoturnar fyri tjúgu tveyogtjúgu verða skerdar nakað valt verður til ein niðurskurð fyri svartskjaftin upp á nítjan prosent og umleið sjey til átta prosent fyri sild og makrelið tó er rættiliga fitt eftir av makrelkvotuni fyri tjúgu einogtjúgu so ætlanin er at flyta tað fram til tjúgu tveyogtjúgu posfiska flotin hevur havt eitt vánaligt ár og útlit eru ikki til at hetta fer at broytast í tjúgu tveyogtjúgu samanumtikið kann sostatt sigast at landsstýrið rokna við at inntøkurnar frá fiski og alivinnuni í komandi ár verða á sama støði sum í ár virksemið o byggi tænastuvinnun er eisini stórt og okur hava nærum einki arbeiðsloysi sjálvt um fólkatilflytingin framvegis er stór bara síðstu tólv mánaðirnar eru okur vorðin yvir átta hundrað fólk fleiri í føroyum og sambært hagtølum hagstovurnar var arbeiðsloysi fyri seinast uppgjørda mánaðin null komma níggju prosent sagt verður í so at siga øllum vinnum at teimum væntar arbeiðsmegi í stóran mun tí hevur landsstýrismaðurin í umhvørvisog vinnumálum magnus rasmussen júst undirskrivað avtalu við avvarandi danska myndugleika um at innføra eina sokallaða fasttrækk skipan fyri fólk úr traðjarlondum sjálvt um føroyski búskapurin hevur tað gott og útlitini fyri komandi ár eru góð so ikki væntandi at eftirfylgjandi árini fara at hava líka stóran miðalvøkstur í btu sum tey undanfarnu tíggju árini tí er tað at av alstórum týdningi at útreiðslur landskassans verða tálmáðar komandi árini seinastu tvey árini eru rakstrarútreiðslurnar vaksnar við seks hundrað og fýraogtrýss milliónum krónum úr fýra komma níggju milliardum í tvey túsund og nítjan upp í fimm komma seks milliardir í tjúgu einogtjúgu umsað verður burtur frá koronajáttanum í ár vøksturin í rakstrarútreiðslunum í frá tjúgu nítjan til tjúgu tjúgu varð seks komma átta prosent og frá tjúgu tjúgu til einogtjúgu seks komma eitt prosent hetta er eftir at útreiðslur til korona eru tiknar burturúr landskassans útreiðslur vegna koronu hava sambært tøluni frá fíggjarmálaráðnum verið umleið tvey hundrað og tretivu milliónir í tjúgu tjúgu meðan játtanar játtaðar eru hundrað og trýogtjúgu milliónir krónir til endamáli higartil í ár hetta er eftir meirilutans meting ein ov stórur útreiðsluvøkstur sum má koma niður á eitt væl lægri støði eisini er eisini er tað av avgerandi týdningi av landskassin hevur avlop á fíggjarlógini í so góðum tíðum sum okur hava í løtuni tí fegnast meirilutin um at vøksturin í rakstrarútreiðslunum í fíggjarlógaruppskotinum fyri tjúgu tveyogtjúgu er komið niður á eitt lægri støði nevniliga trý komma átta prosent um okur síggja burturburtur frá koronaútreiðslum meirilutin hevur valt eina røð av sparingum generellum sparingum og umraðfestingum á rakstrarog eisini hava okur valt at umraðfesta nakrar løðusjáttanir meirilutin hevur valt at raðfesta hesi økir greiningar og viðgerðardepil tað sum ofta verður t reabilitering viðgerðartilboð fyri rúsevnis misnýtslu vegakervi ítróttar og eftirskúlar samferðslu bústovnar og

í raksturinum hava okur samanlagt játtað upphæddirnar á ymsu rakstrarstøðunum við seksoghálvtrýss komma seks milliónum og viðvíkjandi løgum hava okur hækkað játtanina við netu átjan komma fýra milliónum krónum meginparturin av hesi meirjáttan fer til smærri verkætlanir í undirstøðukervi kring landið men eisini til verkætlanir inná mentan og útbúgving tær fýra milliónirnar sum meirilutin mælir til at játta til forkanningar og fyrireikingar av suðuroyartunninum eru ættleiðar til at stovna partafelagið suðuroyartunnilin sum er partur av langtíðarleivætlanini og sum um alt gongur sum ætlað kann byrjast upp á í tjúgu fýraogtjúgu í seinasta lagi í tjúgu fimmogtjúgu eftir tí sum okur hava fingið upplýst so við hesum broytingum og tillagingum verður avlopið á fíggjarlógini fyri tjúgu tveyogtjúgu trýoghálvtrýss komma tvær milliónir

harra formaður tað er soleiðis at um okur taka árini frá tvey túsund og nítjan til og við ta uppskotið sum liggur í dag tavil siga fíggjarlógina fyri tjúgu tveyogtjúgu so hekka okur útreiðslur landskassans við umleið fimtan prosentum úr fimm komma fýra milliardum upp í seks komma tvær milliardir í sama tíðarskeiði eru inntøkur landskassans hækkaðar við sjey prosentum úr fimm komma átta milliardum upp í seks komma tríggjar og tað sigar seg sjálvt at í so góðum tíðum sum okur hava nú okur hava samsýnivís bestu tíðir okur nakrantíð hava havt í føroyum so eru okur noydd til at hyggja eftir hvussu okur skipa okra útreiðslur í framtíðini okur eru noydd til at tálma útreiðslurvøksturin og tað má vera ein generell tálning sum er yvir alla linjuna tað er øgiliga stárt at spara í góðum tíðum serliga á teimum økjum hvar ið mann helst ikki vildi spart so sum á almannaøkjunum og á heilsuøkinum men meirilutin metir at tað er neyðugt tí umbara skal í góðum tíðum so er tað eisini mest natúrligt at okur spara har ið útreiðslurnar eru allarhægst og hvar ið tey vaksa allarskjótast

tað hevur altíð verið sagt at tað er trupult at stýra í góðum tíðum og tað er tað tað er trupult at stýra í góðum tíðum tí krøvini til útreiðslur vøkstur krøvini til játtanir eru ómetalig og tey eru óendalig

tí hava okur havt tað sum eitt aðalmál í fíggjarnevndini at okur skuldu hava eina generella sparing og okur samstundis søgdu frá byrjan av at okur skuldu hava eitt yvirskot á fíggjarlógini og tað hava okur so sjálvt um okur kanska gjarna vildu havt tað nakað hægri so hava okur frásalt eitt avlop upp á trýoghálvtrýss komma tvæ milliónir í mun til fýraogtrýss milliónir sum upprunaliga vóru í uppskotinum hjá landsstýrinum tíverri er tífarin harra formaður so men eg sleppi
uppaftur seinni ja og so er tað
nakrar viðmerkingar høgni hoydal fyrst gerso væl ja harra formaður eg kunni hugsa mær at spurt formálinumí fíggjarnevndini hvat er í veruleikanum endamáli og tey virðini tit hava lagt í tykkara arbeiði tí eg má siga tað at sjáldandi havi eg sær gráari fíggjarlógaruppskot og ikki minst fíggjarlógarviðgerð har ið eg síggi bara ein reyðan tráð ella bláan tráð ella svartan tráð og tað er at púrasta avgjørt taka tit konsekvent frá teimum veikastu samfelagnum og geva teimum sum hava mest og tað er bæði galdandi í økjun um landinum í sosialum bólkum og eisini innan nýggis samgongu tað vil siga vertin á hvat annar fær eg skal norða mær tey sum eru sterkast tey raka brandin at sínumnari køku meðan hini verða við við skerda lut tak bara at skerja barnabatað við hundrað túsund krónum meða t tey meðan tey hava givið øðrum hundrað tals milliónir sum eiga mest framanundan hvat er tað hugsanaliga grundarlagið
hjá sambandslokinum hjá erhardi í sínum arbeiðinum
so er har joensen takk fyri har fáa maður eg má siga at eg skilji slett yvirhøvur ikki spurningin hjá hjá høvundar hoydal eg havi akkurát staðið her og reksað tølini upp útreiðslurnar í hesum her tíðarskeiðnum til heilsuverk til almannaverk til mentanarøki til útbúgving og annað eru hekkaðar við átta hundrað og níggju milliónum krónum tað er fakta tað er bara fakta
takk fyri har formaður
ja so er tað bjørt samelsen takk fyri fyrst vil eg fegnast um atitríggjar milliónir krónur eru komnar upp á til menningarhjálp og eg eri eisini fegin um hóast tað ikki so nógv men at ein hálv milliónir komin til film filmsgrunnin tað vil eg takka fyri at mann skjýtur tað upp men so síggja mann hevur skorið størta allar vinnuframaskipanir mann mann skerjirlandbúnaðarmenning um at skerjir eisini og tað haldi er tað mesta álvarsama at mann skerjir umhvørvisstovuna og orkumálorkueindina harúti og tað er akkurát ta man ið lova sett gongd á fyri tað fyrsta er eingin orkupolitikkur komin frá landsstýrinum og tað er eingin umhvørvispolitikkur komin mann hevu lovið tvey ár at koma við einum uppskoti um náttúruverndarlóg tað kostar at seta á náttúruverndarlógina í gildi og nú skerjir mann tann stovnin har mann lovaði at byggja upp á eina náttúrufyrisiting so tí ætlaði at spyrja hví ger mann tað tí nú betíðir at mann bakkar í mun til bæði orku umhvørvið í mun til fíggjarlógina heldur enn at styrkja ta økið sum

takk fyri harra formaður eg dugi ikki at síggja at mann bakkar í á orkuoyggjunum tá ið mann hevur sett so stóra gongd á til dømis vindorkuframleiðslut sum henda samgongan hevur gjørt okur hava settfleiri prosjektir viðvíkjandi í gongd og sum sagt útreiðslurnar tá ið útreiðslurnar eru vaksnar upp á trý ár við átta hundrað milliónim so eru tað allir stovnar sum eru vaksnir og mann er noyddir til so ella so at fara inn og gera generellar sparingar uttan at velja nakran burturúr og siga t tú skalt spara tú skalt ikki spara so hava okur roynt at gjørt tað so generelt sum gjørligt fyrri at tálma vøksturin generelt

ja takk so er tað siristenberg takk fyri harra formaður ja tað eru nøkur ting sum undra til dømis undrar tað meg at mann kann ganga við til ati avtaka tunnilsgjøldini og hekka farmaprísinum til suðuroynna samstundis øh eg vetiki um um formaðurn fíggjarnevdin kann siga nakað um tað og so eisini hetta her at hann má gera eina nokk so stóra skerjing inni á sjúkrahúsverkinum sekstan ella seytjan miliónir bara á landssjúkrahúsinum verða skornar og smærri sjúkrahúsini hava eisini eina skerjing

erhard joensen takk fyri harra formaður í fíggjarnevndini so viðgjørdu okur øgiliga grundiga tá ið okur komu til heilsumál tað er soleiðis at heilsumál i í undir hesi samgonguni hava fingið eina øgiliga høga raðfesting okur hava tosað um tað sum eitur viðgerðartrygd og tað játtaðir nógvir pengar undanfarnu árini rættiliga nógvir pengar einar fýrs milliónir tilsamans til sjúkrahúsverkið og tað sum meirilutin í fíggjarnevndini eftirlýsir ella gjarna vildi fingið innlit í tað er hvat hevur mann fingið fyri hesar pengarnar tað at tú koyrir fýrs milliónir krónur inni á system um árið hvørt ár hvat fer mann fyri tað tað sakna okur at fáa svar uppá og um so er um so er at mann fær eina eitt eitt eita eitt greitt svar upp á at fyri hesar fýrs miliónirnar hava okur fingið tað og tað g tað og tað otað sum inni ber sum inniber eitt krav um eina hægri játtan jamen so venda okur tummilin upp tí okur fara ikki at avtaka okur fara ikki at avtaka viðgerðir sum eru settar í gongd okur fara ikki t avtaka ting sum heilsuverkið prioriterar um so er at okur fáa eitt eitt greitt yvirlit yvir hvussu verður tað gjørt og hvat er sett á skrá og hvussu langt er
tykur koma takk fyri
ja jákup mikkelsen fær eina viðmerking harra formaður eg haldi at erhard joensen helt eina sera góða og upplýsandi talu og greiddi væl frá men tað verða orð brúkt sum sparingar at vit hava gjørt sparingar eg kundi hugsað mat spurt formannin um veruleikin ikki er tann at stórsa allar kontur á fíggjarlógini vaksa at vit játta meiri pengar men at vit hava tikið eitt sindur av vøkstrinum av tí sum landsstýrið hevur sett á í sínum uppskot tað vil siga veruleikin er tann at vit spara sletta ikki stórtsa einki men vit vit minka eitt sindur um vøkstrin av útreiðslum og kanska visti tí til tað at formaðurin kundi hugleista eitt sindur um eisini tær avbjóðingar sum standa fyri framman

erhard joensen formaður júst so sum sum ja og takk fyri takk fyri spurningin jørgun mikkelsen júst so sum jørgun mikkelsen sigur tað sum er aðalmálið nú tað er at tálma vøksturin tað sigur seg sjálvt at tá ið útreiðslurnar vaksaðu við fimtan prosentum í eitt tíðarskeið og inntøkunar vaksa av sjey prosentum so endar tað galið fyrr ella seinni okur vita tað at okur liggja framman fyri eini stórari avbjóðing demografiskari avbjóðing við eini eldrabyrgi sum er her longur nú og sum verður nógv størri um tíggju ár okur hava samsýnivís besti tíðir yvirhøvur hvat fiskiskapið av av uppsjóvarfiski viðvíkur og alivinnan hevur ongantíð framleitt so nógv sum ger beint nú so hvussu nógv tann organiski vøksturin í vinnulívinum klárar at generera av búskaparvøkstri framyvir tað vita okur ikki okur vita bara tað at sansýnivís verður tað lærri enn hvat ið tey undanfarnu tíggju árini hava givið í búskaparvøkstri og tí verðu okur noydd til at t at hyggja alvorligt eftir hvussu okur skipa landsfinalsurnar hjá okkum
tí orsaka
ja tað er ein minuttir so er tað pállareynatygvu gerso væl takk fyri formaðurin eg ætlaði bara atrósa formannsskapinum í fíggjarnevndini og meirilutan o fíggjarnevndini sum heild fyri gott arbeiðslag í fíggjarnevndini hesar mánaðirnar tað hevu verið ógvuliga hugvikjandi at ati at arbeitta í tí forrómunum eg haldi kortini at tað her verið ein undarligu uppgáva sum meirilutin og fíggjarnevndini h fingið frá landsstýrinum tí tað er einki ivast í at ein stórur partur av tí arbeiði sum fíggjarnevndin hevur átikið sær ella meirilutin og fíggjarnevndini hevur átikið sær í hesum døgum tað er eitt arbeiði sum átti at verið farið fram í landsstýrinu tað tykist sum at meirilutin g fíggjarnevndini átikuð sær størri ábyrgd av samfelagnum enn landsstýris
og tað haldi eg er ein margottlig støða takk fyri teimum
erhard joensenfformaður og takk fyri hasa positivu viðmerkingina pálla reynatúgvu arbeiðslagið í fíggjarnevndini hevur verið gott sjálvt um okur ikki eru samd í øllum so hevur arbeiðslagið verið sera gott og eg haldi at at visti mann hyggur eftir broytingaruppskotinum sum minnilutin hevur lagt fram so er ein øgiliga stórt samanfall ímillum broytingaruppskotini sum meirilutin hevur lagt fram og tað sum minnilutin hevur lagt fram gott nokk eru okur ikki ein eini á á øllum konty men á allarflestu konty hava okur samanfallandi tálmingar av búkstrinum tað sum eg líka skuldi siga afturat í áðni at tá ið tá ið mann tá ið mann hevur ta uppgávuna sum okur hava havt í hesum førinum so vil eg geva pollareynatygvu rætt í at ein partur av tí arbeiðinum sum okur hava sitið gjørt í fíggjarnevndini átti at verðað gjørdur úti í fíggjarmálaráðnum tað vil eg geva polla
reyna túgvu rætt í takk fyri
ja so er tað djóni nols joensen gersvætakk fyri harra formaður ja landskassin sleppur tað sum eg persónliga hyggi eftir hvørjum hvørjum ári tá tað kemur til hesi tað eru tey smærru boløpuni sum eru á á sum er til dømis tæ tar konturnar sum eru til stuðulsfeløg og og og onnur sum gera eina eitt stórt arbeiði fyri fyri fyri at fáar pengar sum hevur við fyribyrging at gera landið sleppur øiliga bíliga tí tey lyfta ein ein stóran part av av tí stór arbeiðinum sum er tá tað kemur til fyribyrging og hjálpa fólki og familjum og serliga børnum sum eru í neyð og tí skilji eg absolutt ikki at mann yvirhøvur far seg til at hyggja eftir hesum kontunum og er so pírin og taka hálvtrýss og hundrað túsund av frá hesum feløgunm sum í nógv ár hava stríðst fyri at koma yvirhøvur upp á fíggjarlógina tað skilji eg absolutt ikki og tí skal ein góð forkláring fárá formann í fíggjarnevndini at mann yvirhøvur hyggur eftir
og seta pengar frá teimum felagsskapum takk fyri høvur
erhard joensentakk fyri harra formaður takk fyri viðmerkingina gjóni nolsøe tað kann tykjast sum um at mann er pírin men tá ið mann fer inn í eina tálmingartilgongd so er tað soleiðis at so so er tað trupult at velja burturúr hvør skal ikki hava og hvør skal hava so okur hava gjørt generellar skipanir og eg haldi at í nógvum førum er tað sum eg tikið øgiliga lítið tað er nakað sum feløgini kunnu liva við og onkur feløg hava so fingið uppá og tað skal so eisini vera
teimum væl lunt generelt so viðdøkur tað at hjálparfelagsskapur og áhugafelagsskapur serliga innan fyri mektøki gera eitt kempistórt arbeiði og ein stórur partur av tí arbeiðinum er eisini frívilligt arbeiði ella ólønt arbeiði men flestu av teimum fáa rímiliga góðar
takkfyribrandur sandoy ger suvæl ja takk fyri harra formaður ja meirilutin sigur seg hava raðfesti nøkur økir eg vil siga at meirilutin hevur umraðfest nøkur ókher har sum mann millum annað hevur tikið pengar frá einum staði har sum mann koyrir eftir eini rók í einum fjalli einum bergi tvær milliónir frá saldslíð og evr brúkað tað til eina súkklubreyt og eina gongubreyt á sløttum inni í søldarfirði tað haldi ertað haldi eg eri øgiligaivasamt tað má eg siga og og eg skilji ikki ordiliga hví tað hevði gjørt kat kanska nei formaður fíggjarnevndini kundi sagt eitt sindur um tað tá ið tað kemur til at fara og krevja meiri pengar inn frá suðuroyingum fyri slyp um um um suðuroyarfjørð so haldi eg tað líkis varta ev við ongum og eg haldi at vit skulu bakka frá tí ætlanini eyga blikkiliga vit skulu gera tað heldur soleiðis at tað er ókeypis tað sama sum tað verður ókeypis oppmumbært at ferðast í vágarnar so skulu vit eisini taka kostnaðin av

síðani er hon sendur tá takk fyri aðra formaður tað síðsta fyrst tað verður ikki ókeypis at koyra altso vit okur taka pennlararnar sum koyra úr norðuroyggjum og úr vunum so betala pennlararnir tjúgu krónur og teir fáa seytjan krónur tað sær er eingin mun tað betalar kanska fýra krónur og so hava okur eina innheintingarskipan sum eg haldi er óalmindiliga dýr at umsita so tað havi eg ongan trupulleika av hinvegin aðalmálið fyri hvussu so er okum suðuroyingar tá ið teir tosa um samfeløgum pakkanum tað var at fáa loyst tann ráðuleika sum valdar á suðuroyaleiði hvar okur ongan dag í vikuni klára at tá kunna forutsega sleppa okur við smyriliga í dag er nesiglurin tað er fullkomiliga óhaldbart og við hesa loysni so fáa okur frígivismyril fyri meginpartin av fraktini sum eg haldi er ein fantastisk loysn fyri suðuroyingar tað ger tað at okur fáa smyrul aftur til tað sum hann var upprunaliga ætlaður til og tað er jeg í kussur sum suðuroyingur ikki ímóti hinvegin um okur skulu lekka gjaldið fyri ferðandi eitt sindur tað kunnu okur finna út av í fíggjarnevndini um okur fara at gera nakað við tað ella
ja takk fyri tað vóru ikki fleiri viðmerkingar og vit fara so til næsta røðaraog
tað er aksel johannesen sum fær orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður til viðgerðar eru onnur viðgerð av fíggjarlógaruppskotinum hjá landsstýrismanninum í fíggjarmálanum fíggjarnevndin hevur sum kunnutir býtt seg uppi ein meiriluta og ein minniluta og eg skal lesa álitið hjá minnilutanum upp og minnilutin í fíggjarnevndini eru andstøðuumboðini pálla reynatrúgvu rutt vang og so eg sjálvur minnilutin má tíverri staðfesta at landsstýrið hevur heilt mist tamarhaldið á fíggjarstýringinim tað sum er farið fram higartil í hesum vælskeiðinum er fíggjarligt ábyrgdarloysi samstundis sum landsstýrið heverið latið ófíggjaðar lættar á inntøkusíðuni verður raksturin hjá veks raksturin hjá landskassanum landskassanum við metstórari ferð hetta fer fram uttan at landsstýrið hr gjørt nakra roynd at hálma útreiðsluvøkstrinum ella at fíggja teir skattaðu avgjaldslættar sum eru latnir á inntøku sínum hóast hetta valskeiðið ikki er nógv meira enn hálvrunnu hevur landsstýriðøkt raksturin hjá landskassanum við níggju hundrað og tveyogfjøruti milliónum krónum higartil tá eru allar útreiðslur til koronu triknar frá eisini skulu vit vísa á at samgongan hevur givið ófíggjaðar lættar á inntøkusíðuni fyri hundraðtals milliónir búskaparráðið hevur fleiri ferðir víst á at haldføri hjá landskassanum er undir stórum trýsti komandi árini orsakað orsakað av broyttari aldurssamanseting tá landskassin ikki megnar at hava stór yvirskot meðan samfelagshjólini mala við fullari ferð so er tað greiðábending um at støðan skjótt kann gerast álvarsom tá íma politiska skipanini beinanvegin taka sær um royggj og stýra fíggjarliga á skynsaman og ábyrgdarfullan hátt

tað eru greið tekin um at at búskapurin er ovurupphitaður í løtuni hetta sæst aftur við at stórur partur av arbeiðsmarknaðinum væntar arbeiðsmegi vit hoyra javnan um at statstovnaøkið ikki hevur opið í átta tímar um dagin at eldraøkið ikki koyrir við fullum plussi at matstovuvinnan ikki hevur møguleikar at hava opið heilt einfalt tí tey mangla arbeiðsmegi eisini síggja vit ein ógvusligan prísvøkstur í byggivinnuni tí eftirspurningurin er so nógv størri at útboða og arbeiðskraft megnar at byggja hetta hevur við sær at tað er alt ov dýrt at byggja eini sethús á einari vanligari familju og vandin fyri stórari infilatión er tíverri ítøkiliga til staðar í staðin fyri at taka abyrgd av búskapinum og føra eina ábyrdarfullan búskaparpolitikk sum tekur trýsti og ferðina av búskapinum kastar landsstýrið brennaði á báli við at hava metstóra rakstrarvøkstur og metstórt íløguvirksemi

tá vit hava hákonjuktor við ongum arbeiðsloysi eigur landskassi sjálvandi at hava stór yvirskot sum kundu leggjast til síðus og brúkast tá vit verða rakt av lágkonjukturi veruleikin er tíverri tann at sitandi samgonga hevði eitt stórt undirskot í tjúgutjúgu og fyri at náa null o í tvey túsund og einogtjúgu tvey túsund og tveyogtjúgu verður felt út av arvaá silvurinum fyrst var danska virksemið hjá bagnorðdik celvt og nú ætlar landsstýrið at selja oyðarapartin hjá landinum í pf tjaldur og pf smyrilein smyrilein einans við tí endamáli av pyntum og úrslitið av fíggjarlógini hetta er sum at pissa í buks tað hitar eina løtu men hitin er stoktur tey flestu av okkum kenna søguna um dreymin hjá faró um tey sjey um sjey feit ár og um sjey rakar um at hann mátti leggja til síðus tey góðu árini so hann kundi standa ímóti tá ringu tíðirnar komu søgan um faró vísir seg at passa serstakliga væl til okkara búskap tað hevur altíð víst seg at eftir nøkur feit búskaparlig ár so koma nøkur búskaparlig rakar taka vit seinastu fimtan árini so havi veg kanska havt á leið sjey rakar og átta feitar um um rætt varð atborið so skuldi tað staðið nøkulunda upp og niður ella helst eitt lítið yvirskot hjá landskassanum samanlagt samanlagt hesi fimtan árini men so er tíverri ikki landskassin hevur samlað sæð havt eitt undirskot á næstan tvær milliardir krónur í tíðarskeiðnum tvey túsund og átta til tvey túsund og hetta hóast vit er farin undir at forskatta pensjónir hava selt íslendska og danska virksemið hjá baknordik og nú selja landsins ognarpart í tjaldri og smyrilein eingangsinntøkur sum hesar eiga ikki at fara inn í vanliga raksturin hjá landskassanum til at fíggja eitt yvirforbrúk tær eiga at goymast í búskapargrunninm til ringar tíðir og verða við til at tryggja at okkara búskapur verður meira sjálvberandi einastu árini landskassan hevur havt yvirskot síðani tvey túsund og átta eru árini tvey túsunog sekstan til tvey túsund og nítjan ta eði landskassan samla yvirskot á eina komma fimm milliard krónur hesi árini sótu sambandsflokkurin og fólkaflokkurin í andstøðu øll hini ellivu árini eftir tvey túsund og átta hava sambandsflokkurin og fólkaflokkurin sitið við valdi og landskassin hevur havt undirskot hóast vit eru samd um hóast vit eru ósamd um hvussu vit raðfesta bæði inntøkur og útreiðslu síðuni eigur politiska skipaninin skjótast gjørligt at finna eina breiða semju um hvørji fíggjarlig mørk vit kunnu raðfesta innanfyri løgtingið eigur at gera eina breiða semju um at raksturin hjá landskassanum ikki eigur at vaksa meira enn eitt ávíst prosent árliga síðani má tað til eina fera tíð sita til landsstýrið raðfesta innan fyri hesar karmar ynskir landsstýrið at brúka meira pening enn ásett í karminum ja so má landsstýrið fíggja nýtsluna við at taka meira pening inn somuleiðis eigur semju at fáaseg í lag at lættar á inntøkusíðni ikki eiga at verða givnir uttan hesir er fíggjaðir av øðrum inntøkum galdandi skipanir við veiðugjaldi og tøkugjaldi á ávikavist uppisjóvrarvinnuna og alivinnuna avspegla á ongan hátt tilfeingisrentuna sum er í teimum báðu vinnunum minnilutin hevur tað fatan at fyr prísrin í botn so er lítil ella eingin tilfeingisrenta tað eiga hesar vinnur at rinda nógv minni enn verandi skipan leggur upp til endamálið við tilfeingisgøldumi nevniliga at taka tilfeingisrentuna inn er eingi tilfeingisrenta so er heldur einki at taka inn aðra máta er eingin ivi um at við galdandi prísum og ikki minst um prísirnir hækkað tekur landið alt ov lítlan part av tilfeingisrentuni inn minnilutin mælir tí til at vit í tvey túsund og tveyogtjúgu taka hundrað milliónir krónir meira inn í veiðugjaldið og hundrað milliónir meira í tøkugjaldið frá alivinnuni minnilutin heldur tað hevur týdning at løgtingið finnur eina semju um hvussu nógv raksturin hjá landskassanum kann økjast ordiliga og síðani er tað uppgávan hjá landsstýrinum at húsast innan fyri hetta mark tað merkir at gera teir neyðugu sparingarnar og raðfestingarnar inanfyri karmin sum løgtingið er komin ásamt um tað verður mett so vandamikið um fíggjarnevndin fer á víðgongd til verka at skerja almennu útreiðslurnar orsøkin er at landsstýrið og ymisku landstýrisfólkini vanliga hava størri innlit í málsøki tey umsita ogdagliga ábyrgdina av at løgtingið hevur tískin er tað rættiliga skjótt at fíggjarnevndin kann fara at gerast sparingar so vit ikki heilt kenna avleiðingarnar av hvussu seinni kunnu vísa seg ikki aog vera órealistiskar og krevja eina eyka játtan minnilutin tí valt at gera smærri útreiðsuneutralar broytingar í fíggjarlógaruppskotunum frá landsstýrinum samstundis vil andstøðan fegin gera eina yvirskipaða semju við samgonguni um hvussu nógv árligi raksturin kann vaksa framaftir semjyar skal sjálvandi eisini gerast um at verða lættar givnir á inntøkusíðuni skulu hesi verða fíggjaðar so botnurin ikki loypur undan landskassanum føroyar hevur sett sær som mál at gerast hundrað prosent grønar á landi í tjúgu tretivu men tað gongur alt ov seint við umleggingini fa ella eingin grøn átøk er komin frá samgonguni og á við emmigafturberiberingini til hybridbilar sum í stóran mun koyra við bensinu er umleggingin av bilparkinm skotið nógv longur fram í tíðina umframt at kostnaðarmikið fyri landskassan skulu vit ná á málunum um at gerast hundraðog lsent grøn í tvey túsund og tretivu er neyðugt at so nevnda spor tvey verður útbygd so hvørt su framleiðslan og grønari orku veksur hetta má gerast so hús og bygningar verða klár at taka ímóti grønu orkuni her halta almennir bygningar eftir skulu allir almennir bygningar taka ímóti grønu orkuni áðrenn tvey túsund og tretivu so má ei ætlan gerast beinanvegin um hvussu hetta skal gerast allir almennir bygningar eiga at verða lagtir um frá oljufýringum til grønar orkuskipani haumframt er neyðugt at fara í gongd við stigvíst at bjálva allar almennar bygningar hetta eru íløgur sum eru útreiðslur her og nú men yvir eitt longri áramál gera raksturin hjá landinum bíligari orsøkin er at tað er munandi bíligari at hita hús og bygningar við grønum orkuskipanum enn við oljum minnilutin mælir tí til at peningur erur settur av við fíggjauppskotini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu til grøna orkuskifti og hava vit sett tíggju milliónir krónur av til tað endamálið samstundis verður heitt á landsstýrið um at gera eina ætlan um hvussu allir almennir bygningar verða hitaðr við grønu orkuskipanum áðrenn tvey túsund og tretivu nú er tíðin um at fara men eg kann vísa á ati samlaða úrslitið hjá minnulutaálitinum er at landskassin í næstaár kemur at hava eitt yvirskot á tvey hundrað og áttaogtrýss komma tríggjar milliónir krónur og í staðin fyri tað sum samgongan mælir til trýoghálvtrýss komma tvær milliónir eit lítil partur er eftir v álitinm hara formaður men tað kann vera onkurt annar í
í minnilutanum tekur tann partin takk fyrija tak
so er tað viðmerkingager r sog halim harra formaður eg vildi e hindra aktuur við hannessum slappa at lesarallir liðugt tað vónhevu verið gjørt í eg haldi g roynd verðurhefta er eitt gott álit hjá hjá minnlutanum í fíggjarnevndini eg fari tó at spyrja altsot víð hannesun um mann kann hvessa pennin og røddina lítið sindur eg fegnist um at hann segði hann vísti á at tað er bara tá ið tjóðaldið situr á kassani at vit hava yvirskota y í landinum men í royndi og verur altso um so er at tað er sær at tít fíggjarpolitikkurin hjá hesi samgonguni heldur fram á henda hátt har mann bara situr og bítur á skinnunum til seg og sýni og hesin fíggjarpolitikkum heldur fram har mann hevur slept allari stýring altso hvussu leingi gangu tað áðrenn teir eisini hava tømt allar kassar og allar grunnar hav stan
n hon kundi akselu johannesen roynt at hugla
eit sindur umtaðja áðrenn broytingaruppskotið frá meirilutanums í fíggjarnevndini eg vetikki akkurát hvusu tað broytist so er so eitt uppskot á borðinum sum samla sæð hevur økt raksturin hjá landinum higartil hesu valskeiðir hir otað er bara gott í væl hálvrunni við níggju hundrað og tveyogfjøruti milliónum krónum ella sirka seks prosent um árið tað er óvanliga nógv og gevið inntøkulættara sum er ófíggjað á inntøku síni tað sigur seg sjálvt tá tað er trupult athanga saman og so hygja bara næstá so emur nakrar eingangsinntøkur har man færa eitt ekstornert vinnuspítur upp ant norðdygt tí mann seltta danska partin so ætlar mnn a selja partabrøin hjá landinum og pf tjaldur mon ætlar at selja partaprøvini hjá landinum í í pp smyrjilein fyri at fíggja yvirbrúkið í landstýrinum og so ætlar mann eisini at stovna eitt partafelag standfersta partafelag sum eg slettifrhøvur ikki skilji men av cs prostemma at hn a manglar pengar um tvey trý ár
so selja teir einsini tað portafelagið
okkara mikkelsen harra formaður tað er eingin ivi um at tað verður gott samstarv í fíggjarnevndini millum morðlunda og minnlunda og tað er ikki stórur munur á tí sum uppskotini sum vit hava lagt fram í dag rættiliga nógv samanfallandi og tað váttaði pállareynandi kveisni og munurin á úrslitini er høðugt sakligtliga tað at aksel johannesen og vil senda eina rokning út til fiskið og alvinnu upp á tvey hundrað og sjey milliónir sum vit ikki hava í okkara uppskot men eg kunnu hugsa mær at aksel johannesen rættaði við ting hann sigur at vit selja arva silvurið og starta við at selja út av bank nordik fyri tað fyrsta er tað bankin sum selur í øðrum lagi kann aksel johannesen ikki vátta meðan hann sat sum nøgmaður bleiv vinnupartin av bank nordik seldur í danmark og at aksel johannesen og tann samgongan innkassera
hundrað milliónir direktur landskassa
jú takk fyri tað er púra rætt sum jakkas segði í í tvey túsund g seytjan haldri ev íslendski parturin hjábant nordi seldur tað e baran hoyrdiskt seldið akkursá nú er bant nordest igl danska partin men tað er haldar líka akað hálvfems milliónir landskassan fekk vinnsbýtið fóru í búskapargrunn nú tekur mann pengarnar inn á fíggjarlógin frá alla yvirfør brúk og tann ókkey nú vilj an brúka enn meira pengar hvat annað kunnu vit selja jú vit selja partabrøvini í smyrjileyvi selja patjaldur tað kann væl vera at mnn kal selja tað mað koyrirta síðan búskaparrunl har pengar til síðus ikki brúka tað til eina eina risastóra veitslu har tað so verða
nokk so egstir timburmenn eftirfylgjaandi
jóhannes joensen takkfyri harar formaður ja nei tá eg hugsi um hatta arvasillur við snakka um man ætlar at selja so hugsi eg at tað gevur jú væl eina inntøku til landið hvørt ár í rakstrin rakstrinum nú strikar mann ta intøkuna tað vil sega ein eingangstind intøka kemur og so tað er liðugt hvar fær mann so tær inntøkurnar frá sum ann heur fingið árdiliga hesi øll hesi árini frammanundan eg má so ætlanin um at hækka skattin ella ella hvar skal mann so fáa inntøkurnar frá tað skilji eg ikki ordiliga
tí hesar inntøkurnar koma jú árliga takk fyricelian
veit ikki akkurát hvt hvat vinnusbýti í landskassan her fingið frá smyrjilein og pg tjaldir tey seinastu árini kanska hevdi eg verið okkurt nái hvussu fara millum annaðat bakt nordee havr ingið hvørt ár ot ávís vinnusbítu og tað er so leypandi inntøka í landskassaninum so er við til at fíggja altso heilsuverk og skúlaverk og alt annað men á tú selur einaferð so erur tey fingið pengarar eina ferð so er liðugtsofært ikki leiri pengar og vist vellur brúka alt tað beinanvegin so so sær ðeit sindur dag burtur úr tá ú
bikur nøkur ár fram um tíðina
soer tað pollareynatygvum takk fyri formaðurin ja nú eri eg sjálvsagt rættiliga samdu í tí felags áliti sum vit hava skrivað saman í fíggjarnevndini til aksel væ johannessen og eg vil eisin nýta høvi at takka honum fyri sera gott samstarv í fíggjarnevndini øhh á summum økini eru tað lítið sum skilir javnaðarflokkinu í tjóðveldinum kundi hugsað mær at spurtformannin í javnaðarflokkinum nú tá ið sambandsflokkurin so altráður meldar út at mann ætlar at skerja heildarveitingina hvar er søðan ella hvørja støðu hevur javnaðarflokkuriní tí málinum tí tað er væl kanska fyrst og fremst tað sum skilir javnaðarfokkinum og tjóðveldsflokkinum í í í í tí prakiskapolitikkinum at at tjóðveldið vil hava ein sjálvberandi búskap men hvat sigur javnaðarflokkurin ætlar javnaðarflokkurin at at yvirmakkja kaleo hol
johannesen og sambandsflokkin
sljansen ja núsa er at ein landsstýrismaður hjá hjá sambandsflokkin var úti á miðlunum ein dagin har hann meir enn minni hevir yvirhála tjóðveldið á fullveldis kós og nú skuldi blokkurin vekka eftir eitt stutt áramál men sá javnaðarflokin her altíð verðið tað sama at at javnaðarflokkurin vil sjáraknar búskap tá skal pollaareyrna tykur iki ivast í og at vist tú arbeiðir fram ímóti tí men tað skal altíð vera fíggjarliga ábyrgdarfult soleiðis at tað ikki gongur útiyvir tær kjarnurvælferðirnar hjá okkum í føroyum men at mann upp á ein ábyrgdarfullan hátt arbeiðir fram at vit blíva so líðandi meira og meira øokkara búskapur ver meira á eira sjálvberandi
atnmorgu
henrigold ja harra formaður í í í kreppun s hava okur leitað eftir hundrað túsund krónur her oder tað sum eg haldi er tað mest ógvusliga í hesum her tað er akkurát handan sølan av smyrjilein og og og hasar seks milliónirnar næsjey milliónirnar seksogfýrs milliónir mangla í tá ið tá ið hvør hevur lívið heisuna næsta ár tá ið fíggjarlógin skal gerast so mangla seksogfýrs milliónir útgangsstøði er minus seksogfýrs milliónir fyrr var sambandsflokkurin tann sum var garantur fyri at mann ikki fór út á út á glættís og nú ganga sambandsmenn undan sambandsfólk undan við at brúka altso brúka tað sum hann seljir eg var ikki so spentur upp á tær búskapargrunnirin fyrr men eg má siga tað at hatta var ókey tá ið okur sótu og og koyrdu pengar í hann sohvørt at mann skal finna uppá at brúka inntøkuna av eini sølu og so kemur at mangla í næsta ár tað er heilt ófatiligt og tað er

ja tað er púra rast sum henik old sigur har eru seksogfýrs milliónir sum mann hevur koyrt inntøku inn fyri av á sølu av partabrøvunum í tjaldur og smyrjiloymn harumframt so hevur bakt nordeog selt tan danska partin og har koma nakrar einkeks inntøkur sum máskú betala út sum minnisbýtu í næstu ár eru tað trýogfjøruti miliónir til landið samlað sað komma eingangs inntøkur fr hundrað og níggjuogtjúgu milliónir krónur sum er vekk tá i vit koma til tveytúnog trýogtjúgu øll árini aftaná tað øh og tá mann fíggjartíðt forbrúk við við tvílíkum eingangsinntøkum og selja út so so eg haldi at egeri hvussu er mann fíggjarliga búskaparlaga er á vandakós

ja og so er ta erhard joensen ja takk fyri harrar formaður eg fyri sovorði samdur við akseve johannesen um at mann skal ikki mann skal ikki selja aktiv til at koyra inn í bara inn í rakstur nú er tað soleiðis at okur hav iki fingið nakar vinnusbýti úr úr smyrjleiðnum í í langa tíð okur vita sum okur fáa tað tey næstu tíggju árini so men mann kann eisini síggja tað sum um at um mann selur eittaktiv og fyri teir pengarnir kanska keypir eina nýggja ferigur til suðuroyar og koyrir fimmogtretivu miliónir inn í koyrir fimmogtretivu miliónir inn í eysturoyartunnilin sum jú eisini er ein eg kalli ikki tað sumstuðulin til eysturoyartunlin fyri ein ein ein rakstrarstuðul hatta er ein íløgugstuðul tí er ein íløga skal betalast aftur so man kann eisini man kann eisini venda tig í høvdið og siga tað at hasir pengarnir sum okur dag eiga í nøkrum aktivum fara til at betala
hn øgr onur aktiv
aksel jonsen ja altso eg haldi landið eigur sekstan prosent í smyrjilein fi ms minist sog rætt og tað kann væl vera at teir ikki ordan ik heva í meining serlga um egikihvur fngið ag an serliga vinnusbýti burtur úr tí at mann so sigur ókey vit selja hatta men soli as hærar pengar til síðis og ikki i ikki brúka pengarnar men tað eru so øgiliga stórur tørvur hjá serliga landsstýrinum at brúka pengar og nú hevur eg skilji væl morlutan fíggjarlógin er farin inn og skorið nakað í rakstrinum men tað kann eisin vera óheppið tá fíggjarnevnd fer inn og sker ógvusligt til dømis á landssjúkrahúsinum sekstan milliónir í rakstrinum tí mann veit ikki orliga hvat avleiðingar tað hevur sum fíggjarnevnd við at landsstýrisfólkini á økinum eiga heldur at gera arbeiði ikki fíggjarnevndin ella løgtingið og fara inn og siga ókey hetta er karmurin vit hava arbeiðir fyri sum mugu lggja virksemdi rætt frá tí tí tey hava dagliga samskifti við loysnila stovnsloysnir og annað sog tey vita nøkulunda hvat far til og

bjars samuelsen takk fyri ja tað er eingin ivi um at tá hesin her vælkendi pleninklipparin kemur fram so er tað jú eitt tekin um at landsstýrið ikki hevur gjørt sítt arbeiði og tað rakar øgiliga tilvildarligt og eg leggi eisini merki nú er landsstýrsmaðurn fíggjarmálin komin við einum sandferðslupakka sum hann fórestina ikki er umtøk fyri men samstundi s setir mann ikki eitt oyra av til at endurnýggja strandferðsluflotan vit hava atso tosað um at hava úgoldið aktivum vit hava ein elligamlan strandfaraflota nøkur gomul gomul skip sum sigla út til leysu oyggjarnar og vit hava umaftur umaftur at roynt at fingið tað framskonda í íløgujáttanini tí henda samgongan setir ikki eina einans krónu av til tað kann akteva johansens siga nakað um tað het her við at mann gjarna vil uppraðfesta økið summi økir men onnur øki sig mann bara gottir hasi har gloyma vit bara hví hví heldur aksve johannesen
akvánum arbeiðir soleiðis mann ger
jnsenja eg veit ikki ordiligt ø mann kann eina illgruna um sum man hyggur eftir raðfestingunum sum sum meirilutin og samgonguni ella samgongumeirilutin í fígjardagin ger at tað eit sindur við also hvar ea ymisku umboðinir koma frá hvat man raðfestir pengar men akkurát sandferðslufloturin er nakað sum sum eisini vit sum undanfarna samgonga og og aðrar samgongun kanska hava forseimt at raðfest eg haldi og mast havai nøkur hagtøl herfyri at vit hevru brúkt mingi hvussu nógvar tað heilt heilt heilt nógvar mili ard tup tunlar og soleis einki uppá á skip og tí hava vit millum annað minnilutin og fríggjarligin sett pengar av til at prosjektera eitt sandfararskip til nólsoyar leiðina soleiðs at man fara undir at endurnýggja øsandfara flotan tanneri er gamal og nógvar mna nógvar
hon óhóskandi
er frá takk fyri akstrarvegur hansen kom inn á við sínari røðu ella eisini áliti hjá minnilutanum at at fáa uppskot vórðu viðgjørdi innan fyri tað grøna orkuskiftið og ungvørtupolitikk í føroyum men faktiskt so havi eg bara viðgjørt tað eitt og tað hevur verið hendan her mvg afturberingin og tann mvg afturberingin honi honi hon bleiv jú forverra umhvørvis politiskt við at mann valdi at brúka eina rúgvu av pengum upp á at geva nakrar lættar til nakrar bensinbilar sum dálka illa so egantliga er tað ein loystur í sínari ábyrgdarleysari á fíggjarpolitikkunum sum aksel við handilshavni grei frá sum eisini er ein ábyrgdarleys
umhvørvispolitikkur
takk fyri tærja eitt eitur tann orkupolitikkurin úrhøvur altso fyri alt samfelagið men tá eg haldi at hvussu er tvey landsstýrið um ikki trý landsstýrið nú upp í slag har verður samd um at vit á landi skulu hundrað spennstøk grøn í tjúgu og tretivu so eigur altso landið eigur bygningar runt um kring alt landið fyri fyri eg veit ikki so nógvar hundrað tann spyrningar og sum vit ikki fara undir nú at umleið teir bygningarnar byrja at umleggja frá oljufýrdu grønu orkaskipanir so koma vit ikki sum landið sjálvt ikki um mál í tvey túsund og tretivu so landið sjálvt ikki ger nakað fyri at koma mál áðrenn tvey túsund og tretivu hvussu kann mann fáa øll onnur at koma mál so tí tað neyðugt seta vit tíggju milliónir av við hesum uppskotum her uppá til byrja og tað er sjálvt alt for lítið tað má økjast og kanska soleiðis at mann tá ið kemur fram til tvey túsund og níggjuogtjúgu tvey túsund og tretivu so eru allir bygningar sum landið eigur og helst burdu kommunurnar gjørt tað sama soleiðis at teir bygningarnir verða hittar upp fyri grønu orkuspan og tað er eingin yvirjóðað tí munandi bíligar eru rakstur í eisini fyri bæði land og kommunur
og eisini frá húsarhaldunum at gera tað
ja so er tað helgi abramsen ja hara formaðurnú bleiv tað sagt at hetta tjóðveldið sita á á kassanum so við avlop men einasta grund til tað er tað ty ikki a fór tjóðveldispolitikk hvat ið hevði gjørt tað út í æsur so er tað ikki við avlop men so ev hug at siga eitt annað t ta ev tað nevna efter almennar bygningar umlegging til grøna orku og bjálving eg eri púra samdur tí at vit skuldu bjálva til tað gevur mest men tá tað kemur il gamlar bygningar so er tað ikki so einfalt at mann bara kann leggja um til grøna orku tí at bygningarinr eru kanska gjørdir til at vera hitaðir trýss gradir og tað grøna orkutat geva bara fjøruti so eru túð ein trupulleika tú fær tú ikki heitar so tað kann blíva størri avbjóðing er men sjávadi níggjur bygningar skulu sjálvandi altir vera grønir upphitaðir og vit skuldu brúka nógvar nógva orku
túat bjálva tað er absolutt nummar eitt takk fyri
so er ta aksel johanesen vistu vit taka nøkar stórir bygningar í landinum á skúlar og sjúkrahúsini ogsovíðari so er tað rætta negv at spara estar ern eikasta íløga at leggja um men taðer mann sparir nógvir rakstrin tí tey brúka nógva olju við at fara yvir til grøna orkuskipanir sjálvani á tað kemur tð eldri hús og eldri bygningar so eru teir oftani ikki minst illar bjálvarar o sovurðir nakað tá tað tað nyttar ikki bara at fara yvir til grøna orkuskipaninta m man eisini seta seta bygningarnar í stand og bjálvar teir ordiligt soleiðis at tað ber til at
fara í yvirtølina grøna orkuskipan so annar samdir væl hava aprasøgu
ja takk fyri harra formaður øhh eg síggi at minnilutin íálitinum skrivar ati mann ynskir at seta fimmogtjúgu á ein hálvan millión av afturat til strandfarakipi landsins og tað e serliga til oljuprísirin meni men viðmerkingarnar sum minnilutin hevur eru tað sama sum meirilutin hevur og og har teir skriva eisini at ætlanin er at hækka farmaprísirinm á suðuroyarleiðini soleiðis at inntøkurnar vaksaðu fimm milliónir krónum á suðuroyarleiðini er tað misskilt av mær ella ella tað stendur í øllum førum í her so veit eg ikki hvat ið meiningin er og hvat heldur aksel johannesen sjálvur um hetta her prátar sum er upp í tíðini at nú váarfólk og norðoyingar skulu koyra fyri einki í teirra oyggjar meðan suðuroying
teir skulu betala í dýrum dómi fyri at koma so til suðuroyar og tað sama av annar aðrar
toyggjarbúgvar eisini takk fyriaksel johansenøja takk fyri hara formaður altso tað er ikki misskilt av brandur sandoy akkurát tað men tað e faktikt óv misskilji av okkum í minnilutanum tí at vit sjálvandi taka undir við eyka skipinum hjá slanstýrismaðurin komin við til suðuroyar so atð g sjorið ikikevið far um hanska annan stóð í viðmerkingunum so havi eg sett y vit taka se tær pengarnar av so tá eg síggi álit nú so síggi eg har stendur eisini aara innbygdr og sparinghaa fimm milliónir ts man skal hækka farmaprísirnar tá hevði eg fakskt og hann veit a helgi páll ella ella rut gyvir sær fara um og tað havi eg sagt við suðuryartinglimin at ta er hataerein isskiljin frlokkan síðu og vit fara at koma ein boytinarostskort til triðju viðgerð at at avtaka ta sparingina tí tvit g halda ikki at tað tann oyggin sum liggur í mest fjarskotin av øllum og kanska v dýrasta kostnaðin tá lsjehundar flutning skal fáa eina eyka rokning tán tað iu
ja tak so vóru ikki fleiri viðmerkingar vit fara til næsta røðurða

takk fyri harra formaður ja takk fyri so eru tað nakrar viðmerkingar
vistar tað erhard joensen hjá sær takk fyri teir formaður og takk fyri eina fína røðu kristin mikkelsen ee mítt spurningur er hvat eðði nú kristin mikkelsen verður partur av samfertu bólkinum hvat heldur hann um tað samlaði loysnina sum er sum bólkurin kom fram til og tað sum er lagt fram tað hevur verið nógv nógv kjak um um prísir og annað men fyri suðuroyingar so er hettar haldi eg ein góð loysn og eg fari at spyrja kristin mikkelsen hvat ið hansara støða er til akkurát tann partin av
fer til loysnini takk fyri

jatak so er tað hendrigolda takkharra formaður eg haldi at ja nú sigur kristin mikkelsen ati mann fáa ein forto la gogu tá ið frá rúsuni og inn á tvoroyi tað haldi eg er ein fín í deg og mann kundi kanska sett navn á tað bara beinanvegin so tarúti á verðini meni hinir íløgurnar eru útmerkaðar fínar tað er eitt og tað er fraktin tað at mann ætlar at hækka fraktirnar í einum parti av landinum meðan mann minkar hana aðrastan tað er at forskjóta kappingarførið í dennygrad eg skilji ikki altso hví hví mann kom til ta niðurstøðu at mann skal hækka fraktina vist mann særir í á sandoynni skriva tær á blaðnum nú ein dagin at ter hava nógv minni fiskur en tað plagi at fáa og teir fáa steinir ummena birðið eisini so so
tað er ein lín avgerð

bet løstingið vara samt um hetta takk fyri efvr
so er ta bjarni hammer gersuvælja takkra formaður mann kann ikki lúgva sær frá at her eru nógv fín ting í hesum her lógaruppskotinum eru faktiskt so øgiliga nógv góð ting fyri fyri suðuroynni har sum sum kristin mikkelsen vísir á eg vet ik umhann koma ígjøgnum tað vóru so nógv fyri suðuroynna at eg vet sumhon kom ígjøgnum øll og tað er at gleðast um serliga partafelagið til suðuroynna suðuryartunlilin ótrúliga flott á tað endiliga komin verður sett á tí tað setir so pressað á nú verur tey farið í gongd vónandi verður tað kanska onkur av teimum royndu fólkunum sum eru í gongd eisini nú men sum heild haldi eg tað er heilt nógv góð ting tað eru sjálvandi nøkur ting sum eg sletts ikki eri samdur í men tað eru tað eri tað kannmann taka teiman sleppur framat av røðrarlistanum men sum held haldi eg at mann er fingið øgiliga nógv burturúr av nógvum góðum tingum fyri
ein útgjóðara sum suðuroynna takk fyri formaður

so takk fyri tær formaður
hoydaln vimja harra formaður tað sæst nokk so væl haldi eg hvussu kristin kristin mikkesen er so hevur fingið nøkur ting við í í fíggjarlóga uppskoti afturfyri at stuðla samgonguni og sum ta tíð haldi er fínt sumt undrar meg eitt sindur og tað sum fer at spyrja kristin um altso hann er verur so lengi í politikki memntí fyri mær sær tað út sum hesin sanferðslupakkin at hjørgun niclasen er slopptin at spæla jólamaður men vanligir jólamenninir oftani sunnanfyri í sandoynni og suðuroyni tað sær út sum hann tykist alar jólapakkarnar úr sandoynni í suðuroynni og deild tær út aftur aðrastaðni tí at tað tykist mær sum at suðuroyingar skulu skulu fíggja hetta her sum kemur upp á við sínum egnu hala sum kjarlsjattin tá hann skal halan á hondunum og og fórðaðan so eg undrai undra eittlítið sindur um akkurát hvat hvat liggur aftanfyri tað hví kristin mikkelsen gingin við til tað tað skilji eg ikki tað sær bara fyri mær út sum at suðuroy koma sjálvur at gjalda fullan prís
meðan onnur sluppu at sleppa ókeypis

fluttinsstuðulin eisini hin vegin aftur takk fyri hara formaður
pplareynatygvumtakk fyri formaðurin ø ja eg haldi tað er týdningarmikið og tað er gott at kristn mikkesen vísa á partafelagið suðuroyartunnilin at tað er ávegis tað eri øgiliga glaður um men eg halitð er líka tað er at suðuroyingar taka undir tí so er tað týdningarmikið at tað er onkra annar sum eisini ger tað og eg havi absolutt fyri ein av fortalarunum fyri at vit fáa suðuroyartunnilin eg eri kortini nokk nógv iva um um tann loysnin sum mann nú roynir at skrúva saman viðvíkjandi sandferðskupakka um tað ikki er ein báði fyri suðuroyartunnilin uppá sigt tí eg havi hvussur sæð fyri mær at skulu fáa tann tunnilin til veruleika sum mugu vit hava brúkarafígging eisini og ikki bara brúkarafígging hjá suðuroyingum men brúkarafígging hjá øllum føroyingum so eg eri eitt sindur bangin fyri at tann fyribils loysnin sum hann kemur við nú at hon kann vera til báðar ferðir
erta stóru ætlanina við suðuroyartunninum takk fyri

tað broyddist takk fyri
ytakk fyraðhra formaður eg eri sjálvandi og øgiliga fegin um at suðuroyingar fáa eina fergu afturat tað treingir so absolutt til tá i tað kemur til friso haldi eg at atvit síggja týðiligt í dag at onkur hevur roynt at útnyta støðuna viðneyðini sum suðuroyingar eru í til at fáa gratis at koyra í onnur horn í landinum eg haldi at tað er ósømiligt eg haldi iki ikki tei heima í einum samfelagi yvirhøvur vit eiga at kunna hava somu prísir at ferðast runt hjúst í landinum um so var at tað kanska koma eitt uppskot millum naðrar triðju viðgerð um at taka allan kostnar burtur á sum strandferslan hevur yvirhøvur athava ferðast kanska
tretivu milliónir hevði kristin mikkelsen tikið undir við tí takk fyri

eg haldi að er fari ikki skeivur takk fyri harra formaður ja takk tað eru ikki fleiri viðmerkingar her so fara vit víðari til næsta røðara og tað eru páll á reynatúgvu sum fær orðið
skal byrja við at lesa tann síðsta partin av felags álitinum hjá hjá aksealve johannesen ruttvang og mær sjálvum og tað vóru bara tvey smá pættur eftir tað sum einas nøv seg um vælferðartænastur útreiðslurnar til vælferðartænastur ág almennu heilsuøkinum eru hækkaðar nógv seinnu árini kortini er komið fram undir fíggjarlógarviðgerðini at borgarar við grundleggjandi heilsutrupulleikum lutvíst ikki fáa neyðuga hjálp og lutvíst sjálvis skulu stríðast við ymiskar veitarar sum ikki samstarva hetta ger seg serliga galdandi innan reabilitering vit síggja ábendingar um at meira fígging í sær sjálvum loysir ikki allar trupulleikar á vælferðarøkinum tað er tørvur at nýskipanum og raðfestingum sum bæði betra um verandi tilboð og tryggja at sum mest fæst fyri pengarnar og tí hava vit eisini verið heitið ella talvs fólk fyri at fáa skipað eina greiningarmiðstøð og viðgerðarmiðstøð fyriseinharagdsskald sum so eisini kann taka sær av øðrum sjúkum har sum fólk fáa amtla skaðar ella aðrar neulogiskar sjúkur og tað er enkin ivaðust í at tann stovnurin og tað hugsanirnar hevur meirilutinum eisini tann stovnurin skal skal vera høvuðsmiðdepili tá tað snýr seg um at fáa betrað og veitað tænastur til júst hesar borgarar soleis at teir hava eina hurð at fara til og eina hurð at fáa ráðgeving frá

víkjandi samferðsluøkinum so hevur tað verið víst á tørvin á einum fíggingarleisti fyri bæði viðlíkahald av verandi vegakervi og framtíðaríløguna í samferðslan landsstýrið hevur boðað frá nýggjum samferðslupakka sum tíverri púra øvugt fyri at kosta landskassanum meira í viðlíkahaldi og samstundis er útlitini verri fyri framtíðaríløgur o samferðslukervi í staðin fyri skundloysnir so saknar minnilutin eina heildarloysn um hvussu vit fíggja stórar samdferðsluíløgur frameftir og hvussu vit koma stóra eftirsleipinum við viðlíkahaldi av okara vegakervi til lívis so mong vóru orðini frá frá andstøðu minnilutanum í í eg haldi kortini at at arbeiðið í fíggjarnevndini hevur verið gott og konstruktivt eg vil siga eg skal ikki ber bøtuflaka fyri meirilutan og tær tillaigingar sum ter gera ella broybroytingaruppskot hjá meirilutanum men eg vil siga tað at meirilutin hevur fingið eina trupla uppgávu í fíggjarnevndini tí at tað er einki at siga til at tá ið rakstrarvøksturin í samfelagnum eru komin upp á átta hundrað og áttaogfjøruti miliónir í tvey ár so er tørvur at at at hyggja

tað er no einans soleiðis at heldur ikki tey búskaparligu trøini vaksa inn í himmalin og vit hava øll ábyrgdina av íhvussu soer visti mann hugsan í sínum barmi so hava vit øll ábyrdina av at syrgja fyri at fáa fáa samfelagshjólini at mala ikki bara í dag men sanniliga eisini við døgum sum koma so tað er ikki bara ein spurningur um at hugsa løtumyndina sum vit standa í beint her og nú men vit hava eisini ábyrgdina av at hugsa bæði trý fimm og tíggju ár fram sum sum sum sum ábyrgdarar av samfelagnum so eg skilji væl at at at samgongan ella samgongu umboðini royna at gera okkurt men samstundis mugu so eisini staðfesta at at tá ið tey skarva av ávísum játtanum so velja tey kann mann siga at brúka upp aftur meira við at fordeila eitt sindur runt hr o der og eg skal ikki taka støðu til hvør ið hvør er farið og hvør ikki fær meni men tað kann tykjast meirgahotligt at mann eitt nú skerjir landssjúkrahúsið við sekstan milliónum krónum barnabata við hundrað túsund krónum a so tað er tað er tað eru tað eru kontur summi vit vita at at pengarnir fara til at hjálpa okkara okara meststrongdum borgarum tá skal mann hava nokk so nokk so sterkt hjarta vil eg siga tá ið mann skal lækka játtanina til landssjúkrahúsið við við sekstan milliónum í mun til tað sum landsstýrismaðurin hevur biðið um vit høvdu eit líknandi dømi fyri fjúrtan døgunmií trimu viku síðani har sum fíggjarnevndin onkursvegna ella meirilutan fíggjarnevndin lat seg í tann leiklutin at mann skuldi avmarka korona játtanina til landstýrismannin við tí í úrsliti at mann stendur aftur við rokningini í hondini fjúrtan dagar seinni tað er ikki altso tað er ikki álitsvekjandi politikkur sjálvt m eg væl skilji intensjónirnar hjá hjá meirilutanum í fíggjarnevndini eitt sum eg grundleggjandi eri ósamdur ví tað er at at vit brúka ella meirilutin í fíggjarnevndini og landsstýri tey brúka møguligar eingangsinntøkur frá sølu av av landssins vognum at koyra út í rakstrin í samfelagnum tað er ikki altso hvørki við borgarligum brillum ella við miðpobrillum ella við vinstrubrillum er tað er tað sgott at at brúka tey aktiv sum landið eigur til atfíggja rakstrin á samfelagnum við tað er ikki ein gongleið tað vita øll at tað at tað gongur bara til vist og so hevur mann trupulleikar av tí ogí hesum íhesum fíggjarlógaruppskotinum roknar mann bæði við eingangs inntøkum frá frá einskiljingini avbanknordik ella av tí danska partinum av bankt nordik sølu av partabrøvum í smyrilein og sølu av partabrøvnum tjaldi og hevði mann so gjørt tað við tí endamáli sum tjóðveldið hevur havt at mann koyrdi ein búskapargrunn sum skal brúkast til at at at gera búskapin meira støðugan men tað velur mann ikki mann velur at pumpa tað inn í raksturin í einum frammanundan kann mann gott siga ovurhitaðum búskapi tað er øgiliga lítið borgarligt yvirtí tað er øgiliga lítið e vitaligt yvirtíð at gera tað tað sum mann í besta ferði ger er at mann útsetir tær neyðugu støðutakarnar kanska eitt ár ella tvey ár og eg trúgvi ikki at tað vera lættari at lofta tá vísir tað seg at at at inntøkurnar av onkrum áðum øsvíkja so erður bara sviðin uppaftur størri visti mann ikki klárar at tillaga seg tillaga sæg rættstundis

hitt sygti sum mann sum sjálvbjarginsmaður hevur er sjálvandi at vit skulu vera sjálvberandi sum samfelag bæði búskaparliga men eisini á allar aðrar mátar og tí hava vit eisini gjørt tað broytingaruppskot her beint ruttvang og undirritaði sum mælir til atskerja heildaveitingina og og eg kann ki bara út frá ati nokk so stórur partur av tinginum kann taka undir við tí nú eftir honum tá ið fyrrverandi formaðurin og sambandsflokkinum og fyrrverðandi løgmaður fyri sambandsflokkin hevur boðað frá at sambandsflokkurin ætlar ella er sinnaður at skerja heitlaveitingina yvir tíggju ár so er so burdi ikki verið tð hevur altíð verið sagt mær taðher so langt millum partarnar men í hesum førinum haldi eg at tað sær út sum at tann nærkast millum partarnar om vit áttu at kunnu funnið semjur um at at roynt at gjørt føroyska samfelagið so búskaparliga sjálvberandi sum gjørligt eg eri øgiliga harmur um at vistuha skal lata eitt sindur í tær lokalu brillurnar er i øgiliga harmur um at mann tekur pengar burturav játtanina til savnslíð sum mann endiliga hevði fingið uppá tað er øgiliga harmiligt og vit hava so eisini gjørt tað ati í okara broytingaruppskoti at vit hækka játtanina til dalstunnilin við fýra milliónum krónum soleiðis at mann kann halda tað virksemið koyrandi í hvussu sverið fram til summarferðina við at við at hava borðið liðið í gongd som nú er u man borð a knapp sjey hundrað metrar og og um vit halda ta ta ferðina sum vit hava í løtuni við borðengini so kundi dalstunnilin verið liðugur longur tá ið tvey túsund og trýogtjúgu varð runnið og tað er hóast altð tað er hóast alt ein væl brúklig loysn og tað er eisini ein væl bíligari loysn enn eitt nú loysnin við fámjistunnilin sum sum eisini er í samtykt her á tingi tá tað kemur til samdferðslupakkan so eri eg øgiliga stúrin um mann í tann mun at at vit velja eina loysn ella meirilutin velur eina loysn sum avtøkur brúkaragjøldini púrasta í í í summum økjunm á landinum tað um vikuna altíð diskutera hvussu rímiligt er at hava brúkargjaldirð ela ikki men tað er einki ivast í at hava eitt lágt brúkaragjøld summtaðnitað tað bæði eru við til onkursvegna at at lýsa ferðsluminstri og tørvin men tað ger eisini tað at tað eru hóast alt fleiri sum spíta í kassan og tað er ein veldigr fyrimunur í í føroyskan vit kunnu ikki blíva við bara at koyra alt á á skattgjaldaran ella skattaborgaran í summum førum kann tað vera skilaligt at hava tænastur sum sum brúkarin í ein ávísan mun er við til at fíggja alt eftir hvat færi tørv brúkaradeður og og her eri bangin fyri at mann geri at mann geri ger skaða inn á tann komandi suðuroyartunnilin tað at mann ger tað ókeypis til at fara at koyra vestur áar og í norðoyggjar eg haldi at vit høvda staðið nógv sterkari saman sum samfelag visu vit ásannaðu at hetta eru so fantastiska tænastu vit fáa vit noyðast at rinda eitt sindur fyri at brúka tær eisini vit sum búgva á sandi ella a búgva í klaksvík ella hvar er tí vit hava fingið eitt so ómetaliga nógv betri tænastutilboð enn vit hava havt frammanundan og so haldi eg eisini at so høvdu i verið nógv betri før fyri at lyfta stóru samferðsluuppgávuna sum vit mugu lyfta tey komandi árini tað er suðuroyartunnilin vit mugu ikki byrja nú at eta burturav soleiðis at vit ikki
fáa suðuroyartunnilin og tað eri bangin fyri at mann ger við verandi saferðslujtakk fyri e tíðin farin viðmerking
fysti viðmerkin til jágun mikkelsen ger so væl harra formaður eg má siga akkurát sum hær at tað hevur verið akhugaligt at samstarva við pállareynatúgvu í fíggjarnevndini og andstøðuna vit hava í ógvuliga stóran mun drigið eina líni tað endaðu við tveimum álitum men ø tað eru øgiliga nógv sum fellir saman í hesum álitunum tó so at tað eru viðurskifti sum vit hava raðfestað lýsint annaleiðis so tað er ikki nakað ónatúrlig tí men tað ivirskipaða í at tað er neyðugt at minka um útreiðsluvøksturin tað hava vit verið rættiliga samd um og orsøkin er tann at vit kunnu ikki eksistera sum samfelag vissu rakstrar útreiðslurnar í einum valskeiði fara upp um eina milliard so so brennir alt saman og tá ið tað kemur til at skerja blokkin so eri eg samdur við pollareynadúgvu at vit hava eitt so rýtt samfeløg dag at tað er absolutt rætt at vit fara inn í

jatak ger sovælpataretigur ja takk fyri formaðurin og takk t jagun mikkelsen og restina av av av fíggjarnevndini fyri ógvuliga gott arbeiðsslag í fíggjarnevndini tað tað skal eg siga av av heilum huga sjálvandi eru vit ikki samd um um øll viðurskiftir eg haldi eisini at havanti huga hvussu hvussu ágangandi undanfarna andstøða varð ímóti tásitandi samgongun sum eg var partur av serliga umtey um tey fíggjarligu viðurskiftini eg minniste eg mu hesar tundirtalurnar her á tingi har sum mann átalaði rakstrarvøksturin við øgiliga ógvusligum álopum eg haldi meg sjálvur at bæði kristinoghafass sum tá var landssýrsmaður í fíggjarmálulim og restirnar av samgongurni royndi at at stýra við skili men nettupp hava hendi huga tær tær átalurnar sum tá var so virkar tað løgið at mann tá ið mann nú situr og valdi at mann er næstan dupult so ringur sum tey sum sótu frammanundan at at stjórna fíggjarliga tað er
sker eitt sindur í eyguni tað má eg siga takk fyri
jatakk sorda jóanes joensentakkfyra harar formaður ja nú er eg mann eitt sindur troyttur a hoyra upp á hesi her hetta seglaríið økini í føroyum keglast um hvør fær meir og minni og hvat tað kostar her meir ogn minni her og har har mann setr hvønn annan í móti hvørjum øðrum eg halimn sal fava eitt sindur up um tað og hyggja eftir hvussu mann kann skipa viðurskiftini í føroyum soleis at øll eru við til at at gjalda og og vvera við í eina skipan og vit hava skattaskipanirtil tað sama sum eru progresivar sum eru rættvísar eg skili ikki hví mann leggur seg ikki legur seg meira eftir tíð staðin fyit hava brúkaragjald tí brúkaragjøldn mínari verð raka altíð skeivt tað var altíð tey tey fátæka sum komá betala mest ella líka nógv sum tey ríku hinari mínari verður er tað eisini soleiðis at at brúkaragjøld koma oftani at at tarna heldur enn at gagna og eg hugsi um sandoyingar til dømis teir skulu betala udrað og trýss krónur fyri at koma á sjúkrahúsi er tað í lagi men taðthvussu nakað sum hann hevur góðtikið soleiði skal tað vera hví kostar tað nakað yvirhøvur tað burdi setki kostað
takk fyri
ja takk ger su væl patarenatyvu takk fyri formaðurin og takktil johanas joensen sum eg eri rættiliga samdur við eg havi sjálvur gjørt eitt uppskot um at at javnseta ferðasalarprísirnar á tingi sum er blivin samtykt tað er faktiskt løgtingið hevur samtykt at vit skulu javnseta frðaprísirnar í hesum landinum at skiftandi landsstýrisfólk so ikki hava gjørt tað ella bara ið í ávísan vunaðu gjørt tað tað er tað er harmiligt tað tað eg ma siga akkurát sum hær men eg haldi tað sum er øgiliga vandamikið í sandferslupakkanum sum vit síggja nú tað er at at at vit leggja upp til at tað gerst ókeypis hjá summum fyri at gera tað dýrari hjá øðrum kanska gera tað dýrari hjá teimum sum va eru veststødd frammanundan og eitt nú suðuroyingrum og partvíst farmir í sandoynni tað haldi eg ikki er tað haldi eg ikki er ein góður máti at atso skal mann verða rubin hulsur at vera tað upp á ein ein góðan máta at taka frá teimum sum hava mest og geva til teys
á minnist tú íki øvugt takk fyri
ja takk ger so væl bara samdury ja takk fyri pállarenatúgvi og eg eri so púra samdur tá ið tað kemur til hendan ferðslupakkan tað líkist ongum sum e lagt fram haldi eg øh tá ið tað kemur til tað sum minnilutin skrivar íálitinum viðvíkjandi at skerja ríkisveitingina komandi ár við fýraogtrýss milliónum krónum so kann mann sjálvandi hugleiða um hvør tað er sum hvørjir flokkar hava verið við til at skert ríkisveitingina øhog spurninur hjá mærtil polla reynatúgvu er er tað ikki nokk so frostrerandi sum tjóðveldsmaður at sita í andstøðu saman við javnaðarflokkinum til dømis um ikki ein gongu í javrnstøðu kann taka undir við at skerja ríkisveitingina tað betíðir bara tað at at tað har eru ikki nógvir møguleikar fyri einum komandi samstarvi um at skerja ríkisveitingina við seg í fólkaflokkurin og tjóðveldisflokkurin ikki staka tak aa aftaná næsta val er tað rætt huglaitt
takk fyri
ja takk ger so væl pottarenatygvu takk fyri formaðurin eg havi ongantíð hildið at mann skalútiloka samstarv við hvønn annan í politisku skipanin eg haldi faktiskt at tað er ein ávís skylda vit hava í politisku skipanini at samstarva við hvønn annan vist man bara kann samstarva við tey sum líkjast akkurát har sjálvum so verður tað sum regluøgiliga lítið samstarv mann má eisini tora at at eg veit ikkium a kann loyva mær at siga dlynmeteewel men soleiðis er tað viðhvørtvið hvørti politikki mann má eisini samstarva við tey sum tú yvirhøvur kann fáa nakað samstarv í dag við so so eg fari ikki at útloka samstarv við nakran sum helst sum javnaðarflokkurin gera eg haldi ikki tað er ein ein ein ein rættur mátu hugsa tingin mann veit væl at t r trupulleikar bæði hendarim handarum og øll mugu lata vist tú skal eg inja ett samstarv meni men eg haldi at tíðin er búgvin at føroyingar sum heild eisini fíggjarliga taka sjálvsábyrgd áv landinum
tí mentalt eru vit har takk fyri
ja takk sor a beintalevu jakobsen ger so væl ja tak fyri harar formaður pollarenatigvur tosaðr meg um hetta her við at tað ber ikki til bara at hugsa um løtuvinning tí eg hugsaði at spyrja pollareynatigvur hvat hann heldurella hvussu framskyktan heldur tað vera at samgongan ætlar at fíggja yvirskotið hjá sær við at selja nøkur partabrøv herog nú hvussu framskykt er tað ber tað til at fíggja framtíðarsamfelagið við og eitt afturat sum pollareynatigvur eisini nevndi tað at samgongan ætlar at skerja landssjúkrahúsið sekstan milliónir hvussu realistiskt er tað at tað ber til at skerja landssjúkrahúsið sekstan milliónir og hvørjar avleiðingar fara e tað at hava at landssjúkrahúsið
verður skert sekstan milliónir takk fyri harra formaður
jatakk gersovæl paltarenatytakk fyri formaðurin og takt til beint løvu jakubsen eg vóni ikki at tað verður samtykt á landssjúkrahúsi verður skorað í sekstan milliónir krónum tí tað kann fáa vanlukkuligar vanlukkuligar avleiðingar og eg haldi at skal mann gera tillagingar í rakstrin áv landssjúrahúsinum so má tað vera eftir uppskoti frá landsstýrismonnunum sjálvum saman við sínari fyrisiting har sum tey gjøgnumganga tingini saman við teimum ábyrgdarpersónunum sum eru harbeint bara skerja í einum hóggi uttan at vita hvat mann ger tað er tað er ógvuliga vágið haldi eg tá ð tað kemur til eingangs inntøkurnar so haldi eg eitt av teimum góðu politisku børnunum sum tjóðveldi eigur á tingiu tey farnu árini tað er búskapargrunnurin og vit hava allatíðina sagt tað at at at serligar inntøkur frá eitt nú sølu av landsins aktivum tær skulu í búskapargrunninm skulu har við brúkast til sum eittsum eitt eitt amboð til at at atviga búskapin við um so man siga og tað haldi egr tað einasta rætta at at serliga tað tað er nokk nógv dømi í søguni upp á tað har sum fólk hava roynt at seltseltseltsíni síni aktiv fyri at brúka tí dagligar rakstrin og
kendast sjáldan gott takk
ja takk ger so væl høgni hoydal sýra viðmerking ja harra formaður og vit kenna eisini tey sum søgnir um tann sum sum fyrst byrjari sær at brenna inbúgvir fyri athalda hitanar í húsunum síðani tok hann veggirnar niður og so tíðligt til endan stovðan kettur og tað haldi eg so avgjørt liggur í hesum uppskotunum menúvór øll fegin um at pollarenatúgvu kom inn á eisini uppskotið um at fáa minka ríkisveitingina eg veit og fáa hann heilt burtur eg veit at nógv siga ja men eg nógv taka taðhjá álvara men tað er bara so týdningarmikið ogtí fari at spyrja pollarenatigvu um hetta sum hendir hvørja ferð at vit vit fáa eina tíð har ið tú í veruleikanum førir hvussu er so áábyrgdarfullan skaaprolikt tú roynir at fáa eit eitteitt eitt avlop sum tú kanst minka tað og so koma nøkur til aftur tømaldar kassarnar altso um vit høvdu fingið semji um at at skert ríkisveitingin heldur pollarenativgu so r ikki vit høvdu fingið ein nógv meira ábyrgdarfullan skaparpolitikk í hesum landinum har vit ikki høvdu hesi sveiggini tað er væl tað
sum er í spurninginum
j ger so væl palenatingvur takk fyri formaðurin og takk høgni hoydal jú eg haldi eg d eg er ongantíð týðiligari enn í dag also í dagsins politikki at tað at mann ikki hevur eitti eitt greitt mál sum á stjórnurnar fram ímóti sum onkursvegna kann fáa okum øll at royna at dragas somu línum tað vit mangla tað týðiligu politikki í dag o tí sær mann eisini at at tað blívur ein spurningur um hvør kann draga til sín ntstórt ella smátt heldur enn at mán seta seg í tann leiklutin sum vit øll áttu at havt her beint hvat er til landsins besta at vit seta okum her upp siga hvat er til landsins besta hvat er tað besta fyri okum øll sum sum sum ind eg eg sakni tað at at vit hava ein løgmann sum kemur upp her og sigur tað ella ein ein fíggjarmálaráða sum sum tekur ta ábyrgdina á sær hvat er til landsins bestan her í staðin fyri at hugsa um hvussu hann
sjálvur kann blíva afturhaldið til næsta val takk fyri
ja takk sora bjørt samuelsen fyra viðmerking ger so væl takk fyri ja tað var ógvuliga sjónligt og og gleðiligt at síggja ati at álitið hjá andstøðuni eg betýðili meira at shar nógv meir hugsónir í tað er greiðari at síggja hvørj raðfestingar mann ynskir at gera og pollareynatigur nevndi hett her við at mann skerjir heilsuverkið sum er rættiliga álvarsamt haldi eg serliga tá iðman h eisini lovað viðgerðar garanti og hvat mann annars hevur lovað men so síggi eisini at mann skerjir fleiri øgiliga týdningarmiklar eftirlitsstovnar í hesum landinum millum annað heilsubreði íg starvsstovuna vi ein hálva millión á heilsufrerð og starvsstovuni hava tey arbeitt í døgndrift bókstavliga talt um náttina í tvey ár fyri at koyra hesar koronakanningarnar og takkin er ovambært at tey verða skorin við einar hálva millión kanska ein tað týdningarmestu eftirlitsstovnurin í mun til til bæði okkara útflutningsvinnu og nú hevur tað so eisini verið ímun til kokorona øog og tað laberatoriarbeiðið har altso hví ger mann tað er ein serlig orsøk til eg kundi nevnt fleiri aðrar eftirlitsstovnar vørum eisini til dømis men hví hví velur man
mann fara inn har sum hann
ja takk ger so væl patlenatigvur ja takk fyri eg haldi tað er frægast at at samgongumeirilutin svara fyri tað sjálvur men men eg eg haldi tað tað kann tykjast sum gráintøkk vit vita tað at meðan korona hevur herja hava bæði heilsustovnarnir hjá okum heilsufrøðiliga starvsstovan sanniliga nógv innan fyri trivnaðartænasturnar har sum hann eisini r harasær tey hava tey hava strekk seg tað sum tey kunnu fyri at fáa veitt tey tilboð sum mann yvirhøvur veitir í dag til til allar teir brúkararnar sum eru bæði á stovnunum og á sjúkrahúsinum so tá kann tað tykjast táð kann tað tykjast sum ein gráin tøkk at at mann so fær omaná tað so fær mann ta viðurkenningina at mann fær eina skerjing omaná tað tað er ein eg skilji væl tey sum í dag arbeiða á teimum stovnunum vistu tey hugsa hvat í sørunin er hetta herfyri nakað vit hava tt og strítt hvítukun om strítust í í tvey heili ár við at fáa at halda skipanirnar koyrandi og so fáa vit hetta her omaná tað haldi eg sjálvur at as tað er hvussu eitt signal sum
mentey øgiliga lætt kunnu taka til sín takk fyri
ja takk ger so væl biljustinssen pollareynatygvu tosaði um samdferðslu og samhaldsfesti og nevndi at í samferðslupakkanum ætlanum at avtaka gjeldini í vágatunnin og norðoyatunlinum og havi e bara ta viðmerking at eg haldi at tað er ógvuliga ósolidariskt av sunnanfjørs tingmonnum at seta tey tingini upp móti hvørjum øðrum tí veruleikin er tann at hálvfems prosent av føroyingum búgva her í norðanfjørs og betala tann stóra partin av tí sum tað kostar at halda leiðirnar bæði til sands til sandoyar og til suðuroyar uppi við tíggju tals milliónum um árið t tað táttar í tær hundrað milliónirnar hálvfems prosent av teimum kostnaðunum verða golnir av fólki sum búgva norðanfjørs tí eg haldi tað er ómetaliga ósolidariskt at fílast á at fólk sleppa undan at betala hasær tjúgu krónurnar nú tunlarnir útbetalt tað hongur slett ikki saman mínum hótti høvdi tí tað skal vera ein ein motivering fyri fólk
erran fjørðs ja
takk so er tað patlarena ting ger sovæl takk fyri formaðurin eg eri øgiliga skuffaður og harmur um at hoyra hesa her hesaher uppbýtingina av av føroyingunum av biljustinussen eg hevði faktisk ikki væntað tað frá biljustinussen eg eri ikki nakar sunnanfjørðspolitikari eg eri valdir á ting til at tæna øllum øllum føroyingum og eg taki undir við verkætlanin her og taðr bæði ja um um biljustinussen hevur hug a idasarbrand sandoy so gera tað men lat vbera við at koyra tann kritikkin niður á yvir undirritaði eg haldi tað er nettugt kanska hatta er kanska tann størsti skaðin sum vit hava í politisku skipanini í dag at vit í so øgiliga stóran mun seta seta set okkum upp ímóti hvørjum øðrum ella seta seta fólk upp móti hvørjum øðrum altso vit hava brúkt osianir av pengum upp á at fáa eitt ferðasamband norðurtil klaksvíkar við tunlum og veðum og brún sum sandoyngar eisini hava betalt altso mær dámar alti at skenda hugburðin vit vit skulu gera tað sum vit kunnu stremba eftir at byggja ett land saman har sum vit øll kunnu kenna okum væl og ikki ikki
at kenna okkum illa takk fyri
ja takk so er ta stefan klein poulsen ger sovæl ja harra formaður fíggingin av av fergum og tunnilin og og raksturin afturat kemur ofta í skrambalasju viðhvørt annað her inni í politisku skipanini samstundis verður tað tosað um samhaldsfesti og og brúkarakjøldini merkja tað vist vit taka norðoya vágtunnilin at tey lokalu betala tríggjar til fimm ferðirnar meir samstundis sum at tað hevur minni gagn av íløguni fara vit yvir til veðrgjaldið oljugjaldið jamen so eru tað allir bileiarar sum gjalda og velja vit hinvegin eit farð yvir skattin jamen so gjalda allir føroyingar so so heldur pollareynatygv veruliga tað at at brúkaragjaldið er tað mest samhaldsfasta
ina
ja takk fyri so er ta pállarenatigu ger so væl takk fyri eg skilji oftane skilji ikki ikki borgarliga veingin í í tinginum eg má siga eg eg sakni at síggja borgarligu heitina í borgarliga veinginum tí ati altso tá ið tað snýr seg um brúkaragjøld so er borgarligi vongurin næstan altíð tann s rópar harðast upp á tað má mann ikki hava og samstundis skal mann ikki taka pengarnar inn skatturin má heldur ikki vera forhøvur tað tað hangur ikki saman eg eg eri p á ein máta eg síggi eitt sindur kritikkin hjá akseve johannesen tá ið hann sigur tað at borgarligi vongurin førir ein ein sosialistiskaninntøkupolitikk og ein nei ein sosiborgarligan inntøkupolitikk g ein sosialistskan útrópslupolitikk tað tað saman eisini í hesum dømi so sjálvandi mugu vit hava nøkur brúkaragjøld skal ikki alt fara um skattin vit hava ein skatt sum eg haldi er rímiliga høgur í dag so vit mugu hava nøkur brúkaragjøld og hvar skulu vit hava tey eg haldi at betala ein part av samferðslu vit hava brúkaragjøld við samfersluskipinum tað er søguliga grundaðir brúkaragjøld í føroyum oghví skulu vit sleppa teimum

eri fíggjarnendaformaðurin ger so væl erard joensen takk fyri harra formaður øeg fegniskt um at at polla renatúgvu hevur verið so jaligir yvir fyri greiningar og viðgerðardeplinum sum okur hava avsett fýra milliónir á fíggjarlóginm til kanska eg síggi minnilutin sett tvær milliónir av men tað tað skal so ikki skilja okkum tað er positivt og tað veit at tað er eitt hjartamál hjá pollareynatúgvu eisini sum hjá okum í sambandsflokkinum og so eri eg fyrisovit rímiliga samdur viðvíkjandi fígging av samferðslukervinum altso tað skal vera samhaldsfast tað er eingin ivi um tað men men eg sakni akkurát sum potlarenatygvu at mann tekur alt hetta tingið saman í eitt forum og so eina ferð millum allað avgerð hvussu skulu okur fíggja tag skal tað bara vera altíðyvir skattin ella skal tað vera ein kompinatión av báðum tveimum ella hvat skal tað gera

jatakk ger svæ takk fyri formaðurin og til erhard joensen eg kann bara rósa meirilutanum fyri at hava tikið greiningarmiðstøðuna viðgerðarmiðstøðina fyri inara skadd upp sum eitt veruligt evni tí eg haldi tað er serstakliga gott og tað eri ógvuliga fegin um og og stuðli stuðulumeirilutanum fult og heilt í tí vit hava so eitt sindur ymiskar játtanir til tað endamálið men men men vit eru samd um endamálið tað er gott ja eg haldi eg sakni eitt sindur tað politiska handverkið fyri at siga tað akkurát sum hær tá tað snýr seg um sandferðslupakkan tí vit vita tað a hetta hevur verið ein spurningur sum hevur verið óloystur í nógv ár eisini hjá undanfarnu samgongu tíverri men men eg sakni tað politska handverkið har sumhar m má sessast í einum rúmi við við við opnum kortum og sig e park hvat hvussu sær hettar her út vist vit øll fáa møguleikan fyra at hava ávirka hann á hettar her tað nyttar einki at koma til andstøðuna við einum níggjuoghálvfems prosent lidnari loysn og so siga at v skal visti eg flyta tvey komma taka ti seg undirvðhesum her soleiðis hangi tað ikki saman mann má arbeiða opið og geva øllum møguleikar fyri at ávirka hana so kann ann eisini
takk fyri ja takk so morð næstu
takk fyri harra formaður hetta er triðja fíggjarlóg sitandi landsstýrið leggur fram og fyrsta uppskot sum gevur avlop í uppskotinum frá landsstýrinum við broytingaruppskotinum svarar upp á oyrað til ta inntøkuna sum landsstýrið væntar sær av søluni av partabrøvunum í pf tjaldur og pfsmyrðilein og vissi htta var eini vinnuligu roknskapur so hevði mann kallað tað fyri ekstraordineraðar inntøkur og mann hevði ikki mett tað sum lýsandi fíggjarstøguna hjá virkinum

hetta er ikki nøktandi úrslit í bestu tíðum við ongum arbeiðsloysi eisini hóast korona stendur fyri beinleiðis smáum fjøruti milliónum av útreiðslunum tað er ófatiligt at ein sokalla borgarlig samgonga letur komandi ættarlið rindað fyri gildi serliga havandi huga hvussu harðliga núverandi samgonga hartaði fíggjarpolitikkin í farna valskeiði har samlaða avlopið var hálv onnur milliard landsstýrið hevur púra slept fíggjarstýringini umframt at mann hevur slept klassiska borgarliga leiklutinum sum tann sum tryggjar fíggjarliga grundarlagið undir vælferðini og samtíðis tryggjar at borgarin ikki rindar meira enn neyðugt fyri vælferðina orsøkin er í høvuðsheitum ógvusligir rakstrarvøkstur lækkandi avgjaldsinntøkur frá fiskivinnuni og politiskar raðfestingar sum ikki eru fíggjaðar eitt nú kostaði politisku átøkini sum landsstýrið framdi beinanvegin langt yvir hundrað milliónir fyrsta árið væksandi fyri hvørt árið uttan at eineinasta króna er fíggjað vissu bara tey átøkini vórðu fíggjaðir hevði úrslitið í dag verið hundrað og hálvtrýss milliónir betri

í framsókn halda vit at hher skulu onnur til ting til fyri at fáa hetta her á beint tað skal meira til enn hvat fíggjarnevndin skal kann gera tá ið tað so er sagt so haldi eg tað er áhugavert at meirilutin í fíggjarnevndini átalar landsstýrið fyri sína fíggjarstýring men endar við at koma við einum verri úrslit enn landsstýrið komið við tað úrslitið sum meirilutin kemur við er trýoghálvtrýss milliónir meðan tað nei tað sum meirilutin kemur við er trýoghálvtrýss meðan tað upprunaliga frá landsstýrinum var seksogfýrs milliónir eg vænti at úrslitið verður verri tá ið tá ið fíggjarlógarviðgerðin er er liðug tí tað er heilt týðiligt at her eru fólk sum skulu stemma fyri sum ikki eru nøgd við tað uppskotið sum fyriliggur fyri at fáa betri skil í fíggjarstýringina so má mann bæði hyggja eftir inntøkum og útreiðslum í hesum uppskotinum hava vit í minnilutanum ella hvussu er lutfalsliga lagt meira eftir inntøkunum men vit í framsókn halda at tað er neyðugt at hyggja eftir útreiðslunum eisini vit hava lagt fram eitt uppskot um eina busskekt lóg sum bindur tey sum sita við valdi til at halda seg innan fyri ávísar fíggjakarmar soleiðis at mann ikki brúkar pengar brúkar skattaborgarans pengar ótolnað tálma men bindur seg til at fíggja tær raðfestingarnar sum mann ger

so haldi eg ikki tað gevur meining tað sum tað sum fíggjarnevndin ger nú til dømis taka teir sekstan milliónir av aav hjá landssjúkrahúsinum eg eri rættiliga sikkur upp á at tað fer at síggjast aftur í einar eykajáttan ið leypi av árunum har við er ikki sagt at mann ikki kann fara og hyggja eftir vælferð vst til dømis taka almannaverkið ella tann almanna geiran so er hann váksin við hálvari milliard hesi her sjey árini eg havi sitið á tingi hann var tá ið vit tóku við valdinum í tvey túsund og fimtan hann tað kostaði hann hálva aðru milliard hann kostar tvær milliardir í dag og tað sindarliga er tað er tað at vit statvek eisini í ár hava vit havt fólk inni í fíggjarnevndini sum bókstaviliga gráta um ta viðferð tey fáa í okkara vælferðarskipan tey fáa ikki nøktandi hjálp og tey ganga frá einum instansi til annað tey verða slongd ímillum ymiskar stovnar sum eingin lofta teimum tað sigur mær so mikið at tað eru ikki tað er ikki bara nokk at blaka meira pengar eftir okkara vælferðarskipanum her má okkurt meira ítøkiligt gerast tað mugu gerast ný skipanir og tað vil eg gjarna vera við til at gera eisini væl vitandi at tað ikki bara verður populert landssjúkrahúsið hevur fingið nógvar pengar seinnu árini vit hava faktiskt kappast meiriluti og minniluti um at í gásareiðum reypað av hvussu nógvar pengar vit hava givið heilsuverkinum og fyri mær at síggja er tað innlýsandi at heilsuverkið kemur at krevja meira og meira pengar vissu vi u bara visu vit skuldu halda verandi vælferðarstøði og tað kemur at kosta enn meira vissu vit skulu hækka støðið sum eg trúgvi flest av okkum vilja við fleiri og fleiri viðgerðarmøguleikum men eg havi sagt tað fyrr og eg fari at siga tað aftur altso landsstýrismaðurin í heilsumálnum sigur afturu aftur vit hava valt at geva heilsuverkinum hundrað og tjúgu milliónir afturat tá ið eg spyrji hvar teir pengarnir fara til eg spurdi hann fyrstu ferð vit høvdu fyrispurningar her í løgtinginum so sigur hann at fyribils kundi hann vísa á eina ktskipan og tað er ein ktskipan sum nú verður skrottað og ókeypis sálarhjálp til børn og ung og alt gott um tað men tá ið tú hevur so mál at brúka pengar ístaðin fyri at veita tænastur so kann tað ikki annað enn ganga galið og eg eri bangin fyri at tað er tað sum eg vilj a henda eisini innan fyri okkara heilsuverk eri sera hørm um at meirilutin fer eftir gransking á setrinum tá ið mann hevur eitt universitet so er partur av tí at undirvísa at granska tað hangur saman mann kann ikki bara sera burtur gransking so er ikki grundarlag fyri at hava eitt universitet og tí haldi eg at mann hevur ikki ordiliga gjøgnumskoða hvat mann hevur gjørt tá mann sigur at nú skuldi takast tvær milliónir av gransking og leiðslu á setrinum í framsókn kunnu vit ynskt okkum meira útbúgving eg kundi hugsað mær at vit høvdu fleiri útbúgvingar innan øki sum fremja innovatión sum kann fremja vøkstur og geva okkum eitt fjølbroyttari vinnulív í føroyum ja her er nógv vit kundu tikið í og og eg havi eisini okkurt at siga um raðfestingar tí tað er jú ein fortreyt fyri at okkara samfelag framhaldandi kann mennast tað er tað at vit gera íløgur og raðfestingar sum heild eitt sum eg eri sera glað fyri at eg kundi fáa við í okkara minnilutaálit tað er prosjektering av einari nólsoyar feroju eg veit at nólsoyingar eru glaðir fyri at hava fingið ternuna aftur og hava fingið eitt meira álítandi ferjusamband men vit vita gott at ternan er gomul og at vit mugu hava eitt nýtt nólsoyar skip skjótt og tí haldi at tíðin er búgvin at vit raðfesta prosjektering av einari nýggjari nólsoyar feroju filmsvinnan er eisini ei vinna sum eg haldi at vit skulu raðfesta við við stuðli eg haldi vit síggja stórar menningarmøguleikar í løtuni innan fyri filmsvinnu bæði sjálvstøðuga føroyska filmsvinnu men eisini hettar at føroyar verður brúkt sum land at taka film upp í ísf haldi eg eigur at fáa í minsta lagi tvær milliónir afturat sum kompensatión fyri tað tey missa í venjingarpengum og so eri eg sera glað um at mann hevur raðfesti menningarhjálpina sum eg taki fult undir við harafturat pollareynatógvi og eg sjálv hava valt at koma við einum uppskoti um ati minka ríkisveitingina eri sannførd um at tað at vit taka ábyrgd av okkara búskaparstøðu hundrað prosent fer eisini at stuðla undir meira skynsama fíggjarstýring so eg trúgvi at tað eisini reint búskaparliga loysir seg at taka ábyrgd sjálvt um tað kostar í fyrsta umfari vit hava vit hava valtleistin hjá fyrrverandi løgmanni kailioholm johannesen og vóna at tað økir sanlíkindni fyrr en vit fáa undirtøku og tað vil siga fýraogtrýss milliónir so ríkisveiningn vekk yvir tíggju ár tíðin hjá mær er farin hetta er tað sum eg klári
er at siga í hesum umfarinum takk fyri ja takk
gerso væl so e ta sirur stemberg sum viðmerking takk fyri harra formaður ja eg eri samd við rutt vang í at tað e eingin kunsur at brúka pengar kunsurin er meira at finna út av at gera tær skipanir sum skulu tilføri eisini kanska halda útreiðsluvøkstrinum niðri og tryggja tað at hvør króna verður brúkt skilagott men tað sum er so undarligt ísini her tað e tað at útreiðsluvøksturin er so høgur og allíkavæl fer mann inn og skerjir til dømis landssjúrahúsi við sekstan miliónum tað má pá á einana máta at síggjast aftur kemur tð ikki eina eykajáttan so má tað ver ta er uppsøgnur ella longri bíðilistar taðtað er ikki annað at gera við tað men samstundis so hevur mann næstan tríggjar milliónir tvæ komma níggju har mann setir eitt nýttrúsviðgerðartilboð á stovn okur hava trý í føroyum sum mann ikki hevur valt at raðfesta men mann tekur eitt nýtt sum kemur niðri frá sum skal koma inn og veita viðgerð heldur enna heldur enn enn at mann kanska mennir tey sum okur hava so her er okkurt undarligt í at er merkt av einum ørum sera áhuganum
málið ja takk
og eg haldi at akkurát hetta vit gera nú við at seta enn eitt avvenjingartilboð í verk er dømi um vánaliga gagnnýtslu av almennum pengum í staðin fyri at líka sum at hyggja eftir hvar kunnu vit fáa mest burturúr ja men so kemur mann við nýggjum raðfestingum nýggjum tilboðum sum skulu byggjast upp frá grundini av eg sigi slett ikki eg helt faktiskt at hetta tilboðið var sera áhugavert men mann kann ikki bara blíva við at leggja oman á at byrja upp á nýggj átøk uttan at hyggja eftir hvussu sær samlaða bílætið út og tryggja vit okkum at vit fáa nokk fyri pengarnar sum vit brúka til hetta røkið
tað sakni eg takk fyri ja takk
so er ta bilisinusas viðmerking ger so væltakk fyri hara formaður tað hevur fleiri ferðnar verið sagt í dag at meirilutin skerjir landssjúkrahúsið við sekstan milliónum tað passar ikki vit minka vøksturin játtanin tað sum landsstýrismaðurin hevur biðið um til komandi ár til landssjúkrahúsið er níggjuogtretivu milliónir tað minka vit við sekstan milliónum tað merkir at landssjúkrahúsið fær trýogtjúgu milliónir meir næsta ár enn ár frammanundan hyggja vit so eftir hvør vøksturin hevur verið á landssjúrahúsinum tey seinastu trý árini so hevur hann verið við komandi ár er hann hundrað og seksogtjúgu milliónir yvir trý ár við taka sekstan milliónir burturburtur úr teimum hundrað og seksogtjúgu milliónunum so framvegis veksur játtanin til landssjúkrahúsið við hundrað og tíggju milliónum yvir trý ár so tað er skeivt tað er andstøðupropaganda at siga tað at landssjúkrahúsið verður skorið við við sekstan milliónum
tað passar snøk tað snøkk sakt ikki
ja takk ger so væl ruttvang biljustinussen kann kalla tað akkurát tað hann vil men í mun til uppskotið frá landsstýrinum so verður so stendur svart upp á hvítt í uppskotinum frá meirilutanum at í mun til tað sum landsstýrið skjýtur upp heldur meirilutin at játtanin til landssjúkrahúsið skal lækka við sekstan milliónum tað kemur biljustinussen ikki uttanum at vit so kunnu vera samd um at tað kanska væntar í fíggjarstýringini á landssjúkrahúsinum tað er nakað heilt annað men meirilutin skerjir í játtanini til landssjúkrahúsið í mun til tað sum landsstýrið hevur skotið upp við sekstan milliónum svart upp á hvítt og trygg mær tað liggur aftur í einari eykajáttan her áðrenn nógvir mánaðir eru farnir tær eru rættiliga sikkur upp á hatta er ein kosmetisk trekk frá meirilutanum

ja tak sor a helgi abrabsen sum fera viðmerking ger so væl ja hara formaður nú nevna ruttvang hetta her at vist vit høvdu ikki havt ríkisveikingina inni so høvu verið meira ábyrgdarfull og so høvdu vit líkasum spart meira heg hai hug at spyrja hana hvar hevði hon kunnað hugsað sær spart seks hundrað og hálvtrýss milliónir eg skilji hat tað skal ikki vera ikki vera ina fyri sjúkrahúsøki tí at har er sekstan mili ónir for nógv men hvar kundi mann annars
milliónir spart takk fyri ja
eg siga ikki at mann skal spara seks hundrað og hálvtrýss milliónir um árið eg hevði eisini gott kunna liva við at vit skerdu ríkisveitingina munandi minni enn havdu her uppskotið fýraogtrýss milliónir tað sum eg haldi er vikti tað er tað at vit seta gongd á altso mann minkaði rveitingina við hundrað tættu milliónum stutt aftan á aldarskiftið hava vit verið fátækarir síðani tá
tað er tað er so vanviktigt at vit skulu fáa eg havi hug at kalla ta menningarhjálp frá einum landi sum ikki er ríkari per íbúgva enn hvat vit eru eg veit væl at seks hundrað milliónir koma at merkjast eg veit eisini at fýraogtrýss milliónir høvdu eisini merktað aftur men vit høvdu megnað tað vissu vit vildu og bara tað at at at mann hevði eina hampiliga skynsama fíggjarstýring vit høvdu til dømis eitt avlop upp á hálva aðrar milliard upp á fýra ár bara haðskeei vnso er tað
til viðgerðar er fíggjarlógin men líkan viðmerking til rutt vang sum hevur nú í vikuvís fyri ikki at siga mánavís ella áravís skuldsett samgonguna fyri at hava økt útreiðslurnar og økt útreiðslurnar alt alt for nógv og nú skeldarun meirilutan í fíggjarnevndini tí hann vil prøvar at minka tann vøksturin og tað er svart upp á hvítt altso eg haldi ikki at tingini hanga saman tá mann sigur eitt ein dag og sigur eitt annan eitt annað ein annan dag men harra formaður veruleikin er tann at vit hava eitt fantastiskt vit hava eitt ríkt samfelag vit hava eitt vælferðarsamfelag sum finnist ógvuliga fáastaðni í heiminum vit hava eitt samfelag sum er útbygt ómetaliga nógv á øllum økjum tað verður á samferðsluni tað verður seg innan fyri útbúgving innan fyri gransking innan fyri sjúkrahúsverki og almannaverki ogsovíðari tað er ein óendalig long røð av tingum sum ger at fólkatalið í føroyum veksur við fullari ferð bara í tað síðsta árið er fólkatalið vaksið við einari miðalstórari bygd eg minnist tá ið eg var venjari í leirvík í nítjan hundrað og tað er siguravarð í einogfýrs tann meini eg at leirvíksbygd taldi eini sjey átta hundrað fólk og vøksturin bara upp á eitt ár í føroyum er sum leirvíksbygd var í einogfýrs og tað kemst sjálvandi av tí at tað er nokk til allar hendur og meira afturat og at vit eisini hava eitt spennandi samfelag sum hevur nógv tilboð til øll fólk í føroyum tá ið tað er sagt so betíðir tað ikki at vit hava eitt perfekt samfelag og at tað ikki eru avbjóðingar og at tað ikki eru viðurskifti sum kunnu gerast betri og effektivari og til tað krevur oftani pengar játtan men vit hava tvær síðir tá ið vit tosa um at skula játta pengar og loysa trupulleikar og forbetra viðurskifti og tað er tað at tað er eisini hvussu nógvir pengar renna inn í landskassan og tí er tað neyðugt sum andstøðan hevur sagt alla tíðina og tað er at vit kunnu ikki økja útreiðslurnar meira enn øvst vit hava hoyrt frá øllum pørtum í samfelagnum vit hava hoyrt frá búskaparráðnum vit hava hoyrt frá vinnuhúsinum vit hav hoyrt frá landsbankanum ikki økja útreiðslurnar so nógv tí tað ber ikki til at vit koma gjøgnum eitt valskeið og at vit øktu tær almennu útreiðslurnar við yvir einar milliard tað ber ikki til og tí tók fíggjarnevndin eg vil siga ein samlað fíggjarnevnd varð samd um at vit máttu traðka á bremsuna soleiðis at útreiðslurnar ikki vuksu so skjótt sum tað tæð gjørdu í uppskotinum frá landsstýrinum og eg eri samdur í tí sum hevur verið ført fram hær at fíggjarnevndin fígjarnevndarmeirilutin á ein hátt hevur átikið sær eina uppgáva sum ikki bleiv gjørd í úti í tinganesi og eg eri eisini samdur við tí at tá ið tað hendir so kunnu mistøk koma í slíkum arbeiði tí vit hava ikki akkurát somu foroldssetningar til at hyggja eftir akkurát hvat er rætt at seta á fíggjarlógina men vit hava gjørt tað eftir besta førimuni væl vitandi um at vit hava kanska gjørt for lítið av onkustaðni og kanska í meira lagi onkra aðrastaðni men vit hava valt at gera hetta soleiðis at eingin størsa eingin fær minni øll fáa meir men øll fáa ikki so nógv sum tað sum stóð í uppskotinum og eg má bara líka endurtaka tað sum ei verðið sagt fleiri ferðinar til dømis landssjúkrahúsið eg eri ein av teimum sum hava tikið undir við at sjúkrahúsverk føroya fær meir játtan og at vit eru góð við sjúkrahúsverkið tí at har kunnu vit fáa hjálp tá ið vit hava brúk fyri jálp men tað betýðir ikki t j hyggja eftir pengunum og at hyggja eftir fáa vit nóg mikið fyri hesar her pengarnar sum játta og hesi seinastu trý árini hevur sjúkrahúsverk føroya fingið hundrað og ókrónur meir enn tey fingu fyri fimum árum síðani og nú hava vit trýst eitt sindur á bremsuna soleiðis at talið økingin er hundrað og tíggju milliónir og vit trúgva uppá at tað fer at bera til at reka sjúkrahúsverkið fyri teir pengarnar sum vit hava sett í

eingin ivi um harra formaður at eitt sum er neyðugt eitt sum it síggja e neyðugt nú tað er tað at tíðin er komin til at líkamikið hvør situr í samgongu at samgongan ein sitandi samgonga fer út til andstøðuna og ger eina semju um hvat skulu vit nú tey næstu fimm tíggju árini akseptera at útreiðslurnar vaksa og eg haldi at tann sum tekur fyrsta stigi vísi stórleika eg haldi at vissuvið gjørdu tað at allir flokkar tingini søgdu oikki hugtu at nøkrum øðrum men bara søgdu hvat tola vit at økja útreiðslurnar við um mann gjørdi eina semju og helt seg til tað tað hevði verið fyrsta stigið til at vit kundu stýrt útreiðslunum soleiðis at í góðum tíðum var inntøkunar vóru nógvar høvdu vit t yvirskot og tá ið so tað bara ímóti so toldu vit at hava eitt undirskot tá ið vit hyggja eftir útreiðsluvøkstrunum so havi eg heilt víst gjørt hvørja ferð vit havt hoyringar frá landstýrisfólkunum inni í fíggjarnevndini hava eg spurt øll somu sama spurning hava tit brúkt orku hava tit sett fólk av til at hyggja eftir um tað ber til at gera tingini á einanan hátt kunnu tit gera eina nýskipan kunnu tit kunnu titrationalisera kunnu tit gera tingini annaleiðis tí at vit øll vita at útreiðslurnar á almenna økjunum og heilsuøkinum tær fara bara ein veg tær vaksa og vaksa tí tað blívu dýrari tá tað blíva fleiri fólk og fleiri eldri fólk og tí er neyðugt at vit finna eina semju yvir alt løgtingið og eg vóni at at tað hendir longu til eina komandi fíggjarlóg so harra formaður tað sum eftirstendur er at vit hava eitt yvirskot tað var ein treyt sum vit settu í meirilutanum vit kundu ikki í so góðum tíðum koma út við einum áliti sum ikki hevði eitt yvirskot yvirskotið er trýoghálvtrýss milliónir til tað skal sigast at tað átti at verið tjúgu trýogtjúgu fýraogtjúgu miliónir hægri visi vit høvdu fingið gjøgnumført samferðslupakkan fingið framlæknan tí at tað sum nú er hent er at útreiðslurnar í samferðslupakkanum í stóran mun eru á fíggjarlógini meðan vit ikki kundu seta inntøkurnar sum vildu komað frá sama pakka eg haldi tað var trýogtjúgu miliónir so íveruleikanum er úrslitið og tær inntøkurnar koma viðsu vit konnu at seta tar í gongd so koma tær inntøkurnar afturat tí úrslit vit hava sostatt kanska eini seksoghálvfjerðs út móti fýrs milliónum í yvirskot tað er tar reella talað so hevur nevndin gjørt nakrar raðfestingar eg eri samdur við teimum í at eitt av teimum heilt positigu tingunum er at vit hava gjørt tikið stig til at setta pengar av til eina greiningarmiðstøð soleiðis at vit fáa tey tingini at fungera betri og at fólk sum veruliga hava brúk fyri eina hjálp fáa eina skjóta og góða hjálp harafturat eru sjálvandi fleiri aðrar raðfestingar gjørdar og eg haldi sjálvur at at tað úrslitið sum fyriliggur nú er eitt gott úrslit og tað sum er ógvuliga hugaligt eisini og tað er tað at hóast tað eru viðurskifti millum andstøðu og samgongu sum divirigera sum ikki eru líka so er øgiliga nógv samanfallandi í okkara arbeiði og tað avspeglar eisini tað semju sum hevur verið í fíggjarnevndini í stóran mun eitt sum vit ikki eru samd um og tað er tað at tá ið mann hevur kann vísa á eitt yvirskot upp á tvey hundrað og seksogfýrs miljónir so stavar tað frá at mann hevur sent eina rokning út á aluvinnuna uupá hundrað og sjey miliónir og eina rokning út til fiskivinnuna pá hundrað milliónir tað er øgiliga nevnt at fáa eitt eitt yvirskot upá tvey hundrað og sjey milliónir hægri við at bara senda rokningar út onkran veg og tað hava vit ikki valt at gera so eg vóni harra formaður at hetta her uppskotið fær framhaldandi eina góða viðgerð

vimerkingar fyrstr aksel jansen johanesen ger suvæl ja takk fyri harra formaður eg eri samdur við jakom mikkelsen í at tað hevur skilagott um allir flokkar løgtingið funnið eina semju um hvatútróðtarkarmurin kann vera sum á landsstýrið stýra og raðfesta innan fyri tann karmin tá tan kemur til landssjúkrahúsið so ætlar samgongumeirilutin at man skal spara sekstan milliónir í á landsjúkrahúsinum tað er rætiliga nógvir pengar sum kemur frá løgtinginum og sum man kekur tað upp í størv s er tað kanska vanligt kanska eina fimmogtretivuog fjøruti størv men tá mann kemur so seint á árinum so er tað kanska ólkauppsaknarfloisti sovorð na kað sæ e tað kanska hálvtrýss trýss størv sum sum mugu hvørva um landstýrismaðuin skal klára athalda játtanina fyr at spyrja jakom mikkasen um morglndn fígjardendin heurgjørt nakvar tankar um hvussu landsjúkahúsið skal spara so nógvar pengar eftir so stutta tíð

jatakk gerso væ jagu mikkelsensjávandi vit kunnu ikki fyribyrgja at politikarar eru politiskir og at teir tað er ein politiskur retorikkur um at prøva at snara tingunum soleiðis at kanska fólk fáa eina skeiva mynd av veruleikanum vit spara ikki sekstan milliónir a lanssjúkrahúsinum tað gera vita ikki tað sum veruleikin er tann at yvir tey síðstu trý árini er økingin hundrað og tíggju milliónir sum vit hava játtað til landssjúgrahúsið og tá ið vit vit hava ein við í uppskotinum til frá landsstýrinum varð tað ein øking frá í fjør til ella frá einogtjúgu til tveyogtjúgu níggjuogtretivu milliónir av teimum hava vit fyrst tikið sekstan milliónir av ta níggjuogtretivu miliónum tavil siga vit vit hava ein vøkstur upp á umleið fimtan milliónir harafturat hava vit játtað landssjúkrahúsinum tíggju milliónir til mediotekniskt tól og so sigurmann tekniskt er tað ein íløga ja tað passar men í veruleikanum er tað fyri at kunna geva landsjúgrahús møguleikan til at keypa nýggjan skannara fyri trettan milliónir við suvit minnst rætt frammanundan eru tíggju miliónir so har eru tjúgu milliónir av tí kontuni vit hava økt tær konturna við við við tíggju milliónum so so tá ið tá ið tað kemur til stykkis so eru vit so eru tað ein vøkstur ið vit játta til landssjúkrahúsið og tað eri eg sjálvandi eglaga fegin um hin parturin skal takas sum meiri politiskur retorikkur har mann prøvar at mála eina mynd sum er eitt sindur dakkari enn
un veruleikan er ja tak
so er tað edva jakobsen fyr eina viðmerking ger su væl takk fyri harra formaður ja mann fær ikki bein til jørðina tá mann ikki er partur av fíggjarnevndini tí mann fær eitt álit at lesa klokkan hvart yvir tólv í gjárkvøldið ella á midnátt og vissu og tá eitt sum eg festi meg øgiliga væl við tað var tað at mann lækkaði sekstan milliónir á landssjúkrahúsinum og so skal mann líkasum fáa tað hoyrast sum ein hækking men visti tú fær inn í tølini so er tað øgiliga nógv av hesum her tað er nógv sum er lønarhækkingar unnar útreiðslur vit høvdu viðgerartrygd á okkara okkara skrá og tað kann nógv fara fyri bakka oat mann so hevur kanska í mann sigur at mann skal hava ein reabiliteringsdepil og og okkurt annað inn so kann mann kanska siga seg so ókey mann heldur ikki at at landssjúkrahúsið ger sína ger sítt arbeiði tá ið tað kemur til viðgerðartrygd men eg haldi sjálv at eg fegnist í øllum førum um at hetta er onnur viðgerð av fíggjarlógini g ikki triðja viðgerð tí at tað gevur okkum stundir til at hyggja nærri upp á hesi tølini tí at tað kom nakað niðan til fíggjarlógina og tað hvar nøkur greiðar ábendingar um hvat mansnk

ja takk ger so væl jakun mikelsen ja harra formaður eg haldi at tað er øgiliga týðandi fyri okkum í tinginum bæði fyri samgongu fyri andstøðu at vit fyrihalda okkum til teir realitetir sum eru og eg eri eg haldi ikki kann siga tað meira útrýstini tað at eg eri fegin um at vit økja játtanina til landssjúgrahúsið og til sjúkrahúsverkið við nógvum milliónum og tað er að tað betíðir allíkavæl at tað verður ikki økt so nógv sum uppskotið frá landsstýrini sigur men eg eri sannførdur um at edva edva jacobsen eri samd við mær í tí at tað er tað ber ikki til bara at økja og økja og øki útreiðslurnar onkur má traðka eitt sindur á bremsluna soleiðis at vøksturin ikki verður for stórur tí tað sum hendir er at vissu vit koma út um tá ið hetta vælskeið e liðugt og vit hava økt útreiðslurnar við yvir einar milliard og visi tann vøksturin forsetir so fara vit logandi heysan og tá verða so eingin pengar til nakað sum helst tá fær mann at steðga á við øllum vørnum tað vera eein rámarskríggj tí at tað havara ikki pengar tað vara ein stór fluggjan av landinum tað var kanska sund vit hava sæð tað fyrr og tí er er hetta her neyðugt at koma við hesum her lítlu ávaringunum sum fíggjanevndar meirilutini komu við og tað er tað at vit mugu passa upp á pengarnar og vit heita sjávandi á eisini stovnaar runt um at prfinna útav kunnu vit gera
fáa tað meir fyri somu pengar takk fyri ja takk
so er tað annika olsen fyrin viðmerking ger so vælja takk fyri ø yvirskipað vil eg siga tað atfíggjarlógarálitið er tað bendir tann rætta vegin at mann roynir at tálma útreiðslurna at mann hevur fingið útreiðsluvøkstrurnar úr seks komma eitt prosent niður á trý komma átta ug mann hevur veruligani gjørt eitt eitt tak men tað sum eg kundi hugsað mær at at spurtjákup mikkelsen tað er núskerur mann sekstan milliónir krónur á landssjúkrahúsinum er tað bara tikin út ú í bláum heimi at mann sigur sekstan milliónir ella hevur mann verið inni og spurt landssjúkrahúsið hvat fyri avleiðingarfer hetta fyri landssjúkrahúsið tí eg kann ímynda mær soleiðs um eg eisini lesa í miðlunum nú at tað kemur at hava avleiðingar fyristarvsfólkinar úti at tað verður kanska talan um hópuppsagnir og í einari heilsukreppu sum okur eru beint í í løtuni kann tað hava ógvusliga óhepnar avleiðingar so eg kundi hugsað mær at spurt um hann hevur kekkað hasi tølini har nóg væl til at tað ikki
er at mann kemur út í ta støðuna
jatakk ger sovæl jógun mikelsen harra formaður annika olsen hevur verið so mikið leingi í politikki at hon kennir væl til at tá ið vit fyrr hava tikið og trýst eitt sindur á bremsuna at tað koma úttalisi frá teimum ymisku stovnunum sum hava verið út fyri at mann minkar útreiðslurnar ett líts sindur also útreiðsluvøksturin tað er ikki tað mann mann minkar útreiðslurnar mann minkar vøksturin so so so trýsta tey á har sum skógvurin trykkir soleiðis at tá ið mann fer at tosa um hópuppsagnir og sovíðari so er tað í mínari verð ein roynd á at at lýsa støðuna upp á ein ein máta sum í veruleikanum ikki her eg eri púra samt tað sum vit hava hugt eftir vit hava hugt eftir ja hvussu stórur er lønarparturin í í á teimum ystovninum og tað hevur ikki verið ørt tað sum vit hava hugt eftir kunnu vit trýsta eitt sindur á bremsuna so vøksuni ikki forstórur tá tað kemur til onnur viðurskifti enn lønarpartin so so tað er eitt taktiskt úttali su trúgvi eg at
tosar um at fara siga fólk upp ja takk so er tað
fimun rasmussen sen viðmerking ger su væl ja takk fyri harra formaður tað er ta er ikki solang tíð at seta seg í hetta her tað sum tað álitið sum eg komi men tað sum eg síggi beinanvegin ar við tá i eg hyggji í tað er tað at teir sum sita í fíggjarnevndini eru blivin talblindur ttð r øgiliga skjótt til at mann hyggur eftir smáum tølum fyri at regulera øgiliga nógv í tí so bommar man bara okkurt avstað í nógvum milliónum eg dugi at síggja sum fremst í teknskúla í klaksvík at her manglar átta hundrað túsund í fyri at mann skal kunna koyra hetta her hesi her avlini ígjøgnum og og og eg kundi hugsað mær at spurt jagun mikkelsen um tað ikkie ein møguleiki til triðju viðgerð at fáa tað talið upp á sum skal upp á fyri at kunna føra
lívið
ja takk ger so væl jkovisen neija kovik síða takk fyri harra formaður tað er eingin ivi um at tað sum teknisk skúli hevur upplýst er at mann ynskti at fáa tvær milliónir fyri at kunna gjøgnumføra ætlaninar við við tekniskkskúlan at fáa bygt eina nýggja avli suvíðari í komandi ári er tað í í stóran mun fyrireikingar og sum so enda við einari útbjóðing og tí trúgvi eg at sjálvt um ein komma fimm millión er í undirkant so so vóni eg at mann við og tað haldi eg mann oftani hevur sæð ikki minst frá tekniska skúla at mann hevur funnið loysnir sjálvt um tað er kanska eitt sindur sæð svart út men tað e eitt sum pínur meg eit lítið sindur og tað er tað at tað ikki eydnaðist at fáa
játtan til tann útbúgvingarliga páskin við matvørðarútbúgvingis nei tað vónaði kanska at hon næstan
pállarenatigur fo viðmerking ger so væl takk fyri formaðurin eg sigi ikki at meirilutin í fíggjarnevndini hevur havt eina lætta uppgávu tað vísir áftanin at verað ótrúliga trupult at stýra fíggjarliga í góðum tíðum tað er lættari at stýra fíggjarliga í verru tíðn so løgið tað ljóðar men eg haldi eisini at mannskar eitt sindur varin við at at flaksa ov nógv við at mann hevur avlop til jákup mikkelsen tí at veruleikin er at høvdu tit ikki havt eitt ekstraordanet vinnusbýti í norðdygg høvdu tit ikki havt møguleika fyri at selja partabrøvini í smyrjilein og po tjaldur so er tað framvegis eitt hall í rakstrinum í tvey túsund og tveyogtjúgu og tað má eg siga at tað er heilt ófatiliga væl klárur í hesum tíðum vit hava í tag mann at mann klárar at stýra fram ímót
ella ein hallur takk fyri
ja takk gisell van hekkur mikkelsenhatta úrslitið fekk pállarenantøkaraformaður tí at hann ikki tók tær inntøknar sum vit ikki fingu sett í fíggjarlóginum nei altso eg vil siga hetta er absolutt ikki nakað at reypa um men eg vil siga tað at vit komu út í einum úrsliti og sum veruleikan burdu verið tjúgu tretivun hægri og fara at blíva tað tá ið tað er inntøkuna komið landskassan sum vit bara ikki huga at tikið við nú so er tað ein ein broyting ein ein postibroyting og vit eiga at byggja á hetta úrslitið soleiðis at vit aftur komandi hava eitt enn størri úrslit tá ið ballerin tosar um at at tað ikki er ein nevnuppgáva sum vit hava havt so eri eg púra samdur onkurin spurt hvussu ber tað til at útreiðina veksar so skjótt eg haldi at tað er hvussu ein lærubengi fyri okkum at tað at hava smalar samgongur er ikki gott tí vóni eg at tá ið samráðingar verður aftur til eina komandi samráðing at mann fer at hugsa um at tað ikki er seytjan í einari samgongu tí tá kann ein og hvør og tað sær út til at tað eru fólkini sum pressanin sær út fyri tað eru tey sum venda sær ímóti einum samgongu og tey fáa publisiti so eg vil siga at at einar breiðari samgongur kundi stýrt við meiri fastari hond eisini at tað kemur til

viðmerkja er høgni hoydal ger sovæl hfrú forkvinna eg má viðgangan da er eit sindur kvokkin tí nú er sjálvt jagun mikkelsen sum plagar at vera tann sum altíð roynir at at kasta roykslur yvi tað sum hendir hann sigur um sítt egna fíggjarmálaráðharra sína egnu samgongu jame tað ber ikki til at vit hava økt útreiðslarar við einar milliard altso upá tvey ár aftaná at undanfarna samgonga við tjóðveldsflokkinum á kassanum hevði eina komma fimm milliard í avlopi og tað sigur rættiliga nógv og hetta brúkar jakudbikesens um skylning fyri tann fyri tannum politikki sum verður førdur og eg ska ikkifara inn í allar deteilirnar men tað sum fínur meg mest tað er hetta her við at politikkur er sjálvandi eisini at geva og taka men at eingin hugsan er fyri landið til dømis síggja eg nú og tað kann eg sjálvandi fegnast við svíningum um at svínoygin fær tíggju milliónir ein av okkara útoyggjum men hinar hinar útoyggjarnar í føroyum tær fáa orsaka við meg frú forkvina loyrst upp á langskaft og hvussu ber tað til at mann er so ójavnur í sínum í sínum meting um hví er tað bara ein útoyggj til í
bíýni
ja takk kmickesen ger sovælharra formaður tað er hvussur frú forkvinna tað er hvussu ein stór bati í mun til síðstu samgongu tí tá var eingin útoyggj til so tað at at tað verður bygd at gjørt at havnalag fyri at kunna bara at tryggja tær bassalu viðurskiftini á einari útoyggj eg haldi at útoyggjargenerelt hava verið totalt forsømdar í áratíggju eisini meðan tjóðveldið hevur sitið á kassanum og og sitið í landsins stjórn men høgni hoydal antin lurtarn ikki eftir ella er tað sum so mangan at hann bara roynir at fordraga at draga tingini snara tinginum eg vísti á at v hetta forset í fýra ár vit eru komin í helvt visti tað forsetir tvælskeið so kundu vit reskera at tað bleiv oman fyri eina milliard í útreiðsluvøksturi og tað er bara at fyrihaldast til veruleikan men at øgni ger tað so til at tað er eitt hall upp á eina milliard longur nú o tað er altso eg veit ikkum hann er sikurt ikki lurtað á
ureftir takk fyri ja takk so er næstur at røða er høgni hoydal ja han er ikki her eg veit ikki hví eg bara gevi høgnaður hví eg bara býta tær um
frú forkvinna eg kundi hugsað mær at byrja við við at endurgeva úr ein av teimum eina standandi yrkinguum og songunum hjá frændum eins kanska ikki er so nógv spældur sum nógvir teirra sangum men tað er ein sum eitur millum brot og vandasker og har syngur eygun nolsøe harra formaður eg skilji ei hvussu tað ber til at vit lótu okkara ríkidømi søpula uttan skil at vit trúðu spekulantinum trúgva teimum enn og so sigurhann og niðurlagnum ella siga framdur at h tí reka vit so miðleys her millum brot og vanda sker og í royndi verið haldi a tað e tað sum okkara fíggjarlógarviðgerð og politiska støða snýr seg um í løtuni tí spurningurn er ikki so øgiliga innviklaður spurningurin er í okkara fíggjarpolitikki og búskaparpolitikki um arbeiða við fyri alt fólkið í landinum og kring alt landið ella arbeiði við bara fyri okkum sjálv og fyri tey i mest valdu ognir hava frammanundan og hin spurningurin er sum pollarenatigvu var inni á sínar røðu og takk fyri tað arbeiði han er gjørt í fíggjarnevndini tað er taka vit ábyrgd av at byggja ein sjálvberandi búskap har fólk kunnu liva við sømd í sínum egna landi og har fólk og vinnur hava somu kor at virka og vaksa ella flóyta vit á búskapin flóyta vit á ábyrgdina fyri komandi ættarlið tøma vit allar kassarnar og grunnarnar og sita so og býta tað á skinnunum millum okkara og til teir bólkar vit halda standa okkum næst meðan tey komandi ættarliðini koma at gjalda rokningina tað er hetta sum føroyskur politikkur stendur um ja kanska eisini altjóða politikkur og tað er hetta sum valið hjá okkum stendur ímillum frú forkvinna treyur so eru góð viðurskiftir eisini í fíggjarlógini og eisini í teimum broytingum sum eru gjørdar menningarhjálpin hækkar filmur fær nakað afturat ítróttarháskúli í vági og eftirskulu á tvøroyri at mann roynir at loysa tekniskar skúla húsahálsskutan í klaksvík endurvenjing suðuroyartunnil og nú royndi manser at koma við nøkrum pengum til stórar l ta skilji ikki vithøvdu uppskot um at løgtingið stuðlatíð og ikki danska fólkatingið men so seti mann lítla upp á tað men annars so má eg bara vera púra ærligur og siga frú forkvinna at eg haldi at eg havi sjáldan sæð nakað líknandi sum sum umboðið hjá fólkaflokkinum í fígjanevdnum segði vit r farin a eina milliard skeiva á vegin altso upp á tvey ár upp á tvey ár hvar er tann búskaparliga ábærgdin yvirhøvur hon er slett iki til og lat meg so undirstrika at um mann ikki hevði brúkt eitt serligt inngjald frá bank nordyk sum annars er púra burturvið um at rinda slík vinnusbýti út og umman nú alr ella skjýtur upp á pappírinum at selja partabrøv íg smyrjilein og i pf tjaldrið fyri seksogfýrs milliónir so hevði hallið verið ja umleið tvey hundrað milliónir ela meir meðan andstøðan er megna at fingið yvirskot hví tú er honú eisini teir at siga hvør skal gjalda hvar skulu pengarnir koma frá fyri vit øll kunnu liva við samdi vð hesim landinum men tað gr henda samgongan ikki í staðin so spjaðir o og hvør betali prísin eisini í broytingunum hjá meirilutanum tað er børn altso mann skerjir hundrað túsund krónur hjá barnabata sum annars hevu biðið um eina hækking meðan man bara í hesin samgonguskeiðinum hevur givið teimum størstu reiðaríunum í føroyum milliardir og umframt her gevur man øðrum aftur nú sum longu hava mangt frammanundan mentanin er ikki til h hon verður skorin gransking hægri útbúgving fólkaskúlin trygd á sjónum altso trygdin hjá okkara sjómonnu verður skorin fróðskaparsetrið alt eftirlit og tað er ikki rætt at eftirlit er ringt fyri vinnuna í føroyum eftirlit er neyðugt eisini fyri okkara vinna kann standast við kappingin við umheimin alt tað skerjimann og eg fara at siga frú forkvinna at eg eri bara komin til tað at tað má verið ein prentvilla í vælsíðinm hjá fólkaflokkinum seinast teir søgdu at hevur vinnlanda gott hevur familjan tað gott teir meintu væl tá manglaði storð teir meintu væl at hava summar útvaldar vinnu tað gott so hevur okkara familja tað gott og sambandsfokkurin tosað um viðgerðartrygd hvat meintu teir tað meintu væl við viðgerðar ótrygd við tí sum vit hava sæð alto a færa at skerja landssjúkrahúsið og so hetta við mann tosað um tá um búskaparliga ábyrgd tað merkir væl eisini a sambandsflokkin tað merkir væl búskaparligt ábyrdarloysi ella vit verða ábyrgdarloysingar ogum tað var tíma ræðist orð í loysing at mann tók og ikki segði sannleikan tað undrar øh so frú forkvinna eg haldi at støðan sum hon er í føroyskum politikki hetta fíggjaróga uppskotið tá fíggjarlógar viðgerð sum er her hon sigur mær púra greitt vit mugu fáa nýggja stjørn og nýggja kós í landinum altso eina skjótt sum hevur sum her vart mál sum er á mið og ikki sum framdur synja at vit reka miðleysher millum brot og og vandasker meðan politikkurin snýr seg bara um at nærsla og nappa og nubba og kradda og kroysta og kubba og kvala har sum hann heldu tað vera best og so býta býta á skinninum tað ber ikki til frú forkvinna so eg vóni sanniliga at vit kunnu fáa eina heilt nýggja byrjan í føroyskum stjórnmálum nú tí hetta er ikki virðiligt fyri nakran hvørki fyri tey sum samtykkja tað og so slett ikki fyri føroya fólk sum
nógva ja takk her vóru nakrar viðmerkir
tingar sirir stenberg ger sovælfyri frú forkvinna ja hóast tað eru nakrar raðfestingar í her sum øll fegnast um so haldi eg samanumtikið er hetta fíggjarlóg fyri tey fái tað er nogv dømir um tað til dømis etta her við at mann avtekur tunnilsgjaldini og mann skal hækka farmagjøldini til suðuroynna til dømis mann minkar alt sum hevur við heilsu trivnað børn undirvísing umhvørvi og øll tey tingini at gera og og og tað sum so kemur upp á í staðin fyri tað eru ymiskir vegir sum allarhelst eru fínur men tað kunnu faktiskt allir sporast aftur til ávís fólk í ikki bara í samgonguni men í fíggjarnevndini tað virkar nokk so undarlig tá mann ikki kann arbeiða fyri alt fólkið í landinum tað er tað
hann valdi til
ja takk høgni hoydal ger so vælja frá fólkum og tað sum vit øll mugu taka ábyrgdina av og eisini eg sjálvur úr mínum flokkur tað er hatta við at vit ofta góðtaka tað fortreytina mann sigur men soleiðis er politikkur bara altso politikkur bara er so sigur bara vert nakað annað fær eg skal norða mær so verður tað bara ein saman bardagi um at um at kradda til sínum og tað tað tað premissuna mugu vit ikki góðtaka tí at tað má vera endamál hjá okkum uttan mun tí hvussu ósam vit eru hugsanarliga at vit mugu hava ein sjálvberandi búskap har vit ikki aftur enda úti í einum búskaparligum óføri vit hava gjørt tað so oftani og vit eru væl á veg til tað og eg havi sagt tað áður at sleppa hesi fýrarnar og sita tvey ár afturat so tað er tømt hvønn grund og hvønn kassa og tað má ikki henda eg havi lovað mær hjá at tað skal aldrin upplýgast um mínari tíð aftur at vit koyra landið á heysum men vit eru væl á veg til tað av berum ábyrgdarloysi og vantandi hugskjóðum og eg siti upp á leygantøku og segði so greitt hennara greina einaferð altso arbeiða vit fyri tey fáu tey sterku fáu ella arbeiða vit fyri teimum mongu smáu knáu og so skal tað vera í okkara villurspolitikki og í okkara sosialpolitikki og í okkara tjóðskappolitikki
vit mugu arbeiða fyri fólki í landinum
ja takk so er tað jákup mikkelsen ger sovælfrú forkvinna eg eri harmur um at høgni hoydal altso bevíst heldur seg til alt annað enn sannleikan eg rættaði hann í áðni tá ið han hevði ein viðmerking um at útreiðsluvøkstri vist tað forseta nú aftan á hetta valskeiðið taðvl siga fýra ár kann fara upp um eina miliard men hann sigur endurtekun nú ein a ferð at hetta er aftan á tvey ár og eg forstann ikki hví høgni hoydal gi kann vera eitt sindur reellur men hví er hann so frostreraður hví ger handi ta jo tað er tí at hann er harmur um at andstøðan í í fíggjarnevndini up á nógvar mátar er samd við meirilutanum og hann fer enntá so langt sum at reisa seg upp í tinginum og biðja formanin javnaðarfloksins um at skerpa tónanaltso
tá stendur illa til tað má eg siga
ja takk høgnihoydal iskerpatónan ja frú forkvina ja tað fassar at eg havi onkutíða hav biðið akkurátat skeppa tónarn hann heldur seg til at til til til sí sn stíli tað skal ann eisini gera og tað vinnur tað vinnur hann anna okkrt eisini uppá men eg kann siga vi jakum mikkelsen altso útróðslurvøksturin e níggju hundrað og fjøruti milliónir upp á tvey ár visti tað ikki nær eina milliard so kann jakjaunmikkelsen kalla meg okkurt okkurt heilt annað og eg má siga viðjakund mikkesen hetta við sannleikan tað bara at tiga sannleikan hava fakta í lagi í politikki altso eg skal ikki afturvísa a jakup mikkelsen onkuntíð dettur um sannleikan onkuntíð detti hana u sannleikan men tá reiðist hann seg altíð skjótt upp
gongu víðari takk fyri fráforskítina ja takk næsta við
vimerking er bjarni hammer ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna eg helt meina røðu fyri eg haldi tað var við ólavsøkutá ið í ólavsøku um ólavsøkurøðuna hjá hjá løgmanni har sum eg segði at nú er tvey ár farin og mann siður tey fyrstu tveyárini skal mann fáa s nógv ígjøgnum so møguligt tí mann veit ikki hvussu tað gongur og tað eru oftani ópopulerar avgerðir har segði nemliga at nú hevur fólkaflokkurn fingið øll síni stórmál ígjøgnum og sambandsflokkurin so gott sum einki mú mínardega gongd og tað segði tey so eisini fleiri av teimum nú má sambandsflokkurin í gongd at fáa sína mál avgreitt tí ta at bar tvear eftir og nú er sítt fyrsta dømi viðgerðartrygdin skorin sekstan milliónir í einum so hvussu gongur heldur hon oydi tað gongur við at fáa nú er fólkaflokkurin fungið so gott sum alt hjá sær hvussu gongur so hjá hinum flokkinum
stóra flokkinum takk fyri frú fognini
hydal gesvælja frú forkvina eg haldi at fólkaflokkurin hevur tað sum tað teir hava gjørt og tað halda teir verða bragd bara at bróta alt tað niðurstøuða bygda upp teir hava býtt okkara felagsíkiømi út sum okkara forfedrar ikki minst útróðrarmenn og aðrir hava strýst fyri ta teir býtt út til naka fáar fyritøkur ta er ett virðið upp á seksogtretivu milliardir yvir tólv ár taðhav tar gjørt nú manglar tær ein lítlan flís tað ætlar jaku vestegard eisini at fáa ígjøgnum áðrenn samgongan stitnar til tað sum teir so siga nú skal altð gerast eginkvotur eisin hjá teimum sum sum akkurát hava fingið meðan tann vanligi flotin í føroyum tann vanligi sjómaðurin sum hevur roynt at stríst í lítiflotanum í tróleygarflotan aðrastaðni tey fáa einki tey skulu framvegs hava brúkskildur suvíðari hini sum skulu keypa og selja pappírinum tey sleppa víðari og hví sbandslokkurin ella at sambandsfonurin lesuletur um seg ganga tíð eg havi bara eitt svar upp á tað tað er tað at formaðurin í sambandsflokkinum tekur undir við hesum her hann hevur saman politikk sum fólkaflokkurin hann vil eisini geva alt út sum sum sum mong hava skapt til tey fáu so eg vóni at baklandir hjá sambansflokkinum og fyri soforsin eisini bátarin hjá fólkaflokkinumso eg veit at tekur ikki undir við hesum her eg veit at fólkafloksfólk og sambandsfólk tey hava heilt aðrar hugsanir enn tey sum nú stjørnu hesum flokkum tí tey brúka bara valdið tá tey hava hana sum onkur seypa so gott
til at sæta sær á sínum ja takk
jóhannes joensen evierorkvinna eg ætlaði bara at spyrja høgni hoydal hvussu mann ger tá ið tá mann nú ætlar at selja tað sum vit kalla fyri arvagulli her at at mann hvussu mann ætlar at gera framyvir við við rakstrinin á fíggjarlógini tí at har fær mann nókks nógvar milliónir inn og tað verður bara eingangs hesi ferð og aftan á tað so so manglar teir pengarnir hvat ger mann

ja takk høgnihoydal gersæja frúr forkuna tað haldi eg eisini evalspurningurin sum sum jóhannes joensen reisur her altso við hesari fíggjarlógina her har roynir mann at fíggja rakstur við at at pynta við nøkrum eingangst urarsum mann heldur ikki fær og tað svarar altso hetta sum sum mirisum minnilutin í fígganenvdn hevu skrivað og sum eg havi líknað við at onkur sum brenni innbúgvi í einum húsi fyri at halda hita einaa løtu og tað endar sjálvandi galið og og tað undrar ma bara at mann ger tað tí at tí at eg haldi eisini már lumpar suðuroyingar og aðrar suman skal keypa skip men tey koma at gjalda gildi eg haldi eisini vágafólk koma at gjalda á gildi so eg haldi bara at heta er gjørt fyri at ein einstøkur landstýrismaður skal royna at siga at hann er hildið á lyfti sum eg slepkig a lyftin hjá fólkaflokkinum tað var tjóðveldisflokkurin sum kravdi at undirsjóvartunnulirn annars skuldu verað almennir fólkaflokkurin ætleði ter sum verða privatur í avvega tíð sum onkur skuldu tjena uppá tær ættaðu so so so seint sum við við við eysturoyartunlinum tað sama samaflokkurin so tað eru vi sum vitsum mar tryggja at í í framtíðini eina ferð tá verður tað sjálvandi frítt at koyra
men inntil tá mugu vit øll vera við til at tjaldajatak
takk so er tað pollareynatúgvu ger sovæltakk fyri forkvinnan høgni hoydal hevði eina góða og atfinnandi røðu móti politikki og samgonguni har suman greitt vísti á at at gjøgnumgangandi tráðurin í arbeiðinum hjá samgonguni er at tæna teimum fáu heldur enn í øllum føroyingum og tað er eftir mínum tykki ein av teimum størstu orsøkn til at vit ikki fáa tað neyðuga samanhaldið í landinum tað at vit ikki seta okkum felags mál fyrr eftira landið og eg haldi tað er ongan týðiligari nú at í hesum tíðum har sum mann faktiskt merkir at at politiska samgongan er í meir minni íupploysn tað er tí at vit ikki hava nakað beinleiðis málrini fram ímóti sum kann savnokum so so eg má siga tað at tað arbeiðið sum høgni hoydal gjørdi sum blæðung og maður við at royna at seta út kortið á fullvelisleiv tað er tað ermssngln
gang í dag hjá føroyska fólkinum takk fyri
jatakk høgni hoydal gersovæja frú forkvina har eg eri potlarenatíkur sjálvandi so sára samdur eg hali mann gloymir tað so oftani hvat er tað sum flytur í mál tiðg at tú hevur eina hugsjón nmnøkum máli tríðisfyrði og og hugsað tykkum bara høvdu vit í dag havt eina skjótt sum vildi nakað tjóðskaparrá hr vit rætta og ryggintsa tí hetta gera vit sjálv vit skuldu hava ein sjálvberandi búskap tað skal hanga saman okkara børn og og ommu abbabørn skulu ikki gjalda fyri okkara oysl hugsa tykum bara hødu høvdu bara tað málið og at føroyar eru ikki bara nakrar fáar oyggjar vit eru altso átjan oyggjar við so mongum bygdum og plássum sum sjálvandi skulu hava sama rætt og vit hava vinnurnar skulu hva samarætt ikki bara summarvinnur bara tað málið sum ikki er serliga sum ikki serliga inviklað eg trúgvi tað hevði lyft okkum øll og tað hevi lyft fólki til at hava hug at taka lut í politikki í fólkaræðinim eg rokni við nógv fólk bara bara kasta frá sær siga hetta tími eg ikki tí at mann sær ikki meiningina við tí sum gongur fyri seg tá ið bara egináhugarmálini eru egkanan sia ett afturat frú forkvinna hetta við at selja eg segði í í við við onkran at nú ætlar teir t atlata danskar byggjan radarar í føroyum ja hví ikki er a tata almenn partafelag so kunnu terselja radaran næstár fyriatfíggja undirskotið altso er tað tað sum vit
ur ja takk so vóru ikki fleiri í hesum umfarinum
øhsjálvt um mann eisini sær at í hesum fíggjarlógarálitinum er ikki bara landoyringur táð hann er lotar av einum einum blíðum suðuri eisini onkuntíð men tað er nakað gott í hsum álitinum frá meirilutanum og eg fari at taka nøkur av teimum tølunum øheg fegnist um ati mann hevur sett skjøtil á reabiliteringsarbeiði í føroyum at mann er farin at játta fýra milliónir til eina greiningar og viðgera miðstøð tað er øgiliga gott tí tað er øgiliga stór tørvur á reabilitering í føroyum tað er øgiliga gott at vit fara nú á stovrna partafelagið suðuroyartunnilin tað er tað er ein siður fyri suðuroyartunnilin heilt sikkurt og so taki eg sjálvandi undir við at viti at vit taka og keypa eitt suðuroyaskip til til suðuroyasiglingina sjálvur ivist egeit líti sindur í skipinum sjálvum ø í mínari verð eg skipi øgiliga lítið og vit vita at suðuroyarfjørður er ófatiliga ringt farbatn øhso eg rokni við at tað vera nógvir dagar har sum hetta skipið ikki fer at at at kunna sigla u farmi men eg taki fult undir við at vit gjarna roynd og og keypa hetta skipið so er t ein onnur játtan sum eg fegnist um og tað er ati bóndfelagi og óalsfelagið fáa játtan til at til atiseta gera teirra arbeiði altso hetta her við ati at profilera seg tí ati tí ativistuvut fara áeilands hevur í nú í nógv harrans ár aktivistist roynt at taka eina síðu í tí tínum í tí málinum sum eitur at at hetta her við gongd í hagan eg haldi tað er øgiliga gott at vit hugsa um kanska at taka eit lítr sindur meira játtanini hjá hjá wisufarroilands tí eg haldi ikki at almennir pengar skulu verða brúktir til at øataktivistist gagna einum endamáli í samfelagnum sum er at fremja søkina hjá hagafelagnum tað haldi g ikki ati at almennir pengar skuldu brúkast til og tað vil gjarna harta bisifarilands og og eisini tað málaráðið sum varar av teimum eg haldi at tey skulu fara og klappa hestina eitt sindur og og líkasum vita hvar tey eru í hesum her í hesum her spælinum

tað eru nøkur ting sum eg ikki skilji hví hevur mann tikið fimm hundrað túsund av kontuini sum eitur tilbúgving á sjónum tað tað er mær ótrúliga løgið at mann ger tað at mannið raðfestir trygdina á sjónum at mann tekur hundrað túsund krónum frá barnabata tað er bara tað tað tað haldi ttað er ein sjálvfylgja at koyra upp á aftur ímillum ærr triðju viðgerð øtí tað taeg dugi ikkiordligt at síggja rationalið í

tað er møguligt at mann heldur at mann ikki klárar at brúka tað men at mann ikki seti meir av til dalstunnilin ø tað smakkar mær illa øh eg haldi at vit áttu at at gjørt soleiðis ati tað arbeiðið við dalstunlunum øhelt áfram ótarna alt árið eg havi biðið fíggjarnevndina um at umhugsa at seta eina komma fimm milliónir krónur av til sigling við hasfjorso at siglir allar dagar í vikuni helvtina av árunum tað kostar hálva aðru millión og eg havi biðið fíggjarnevndalimir í meirilutanum um at um ati koyrt tað uppá tað hava tar so ikki gjørt og kanska andstøðan í tinginum eisini fanga tað so at vit kanska koma ati

eg skilji ikki ordiliga at mann setir at mann tekur seks milliónir krónir burtur av trivnaðar tænastunum øh tað ljóðar ikki sum um at tað eri at tey fáa for góðar tænastu tey sum hava serligan tørv í dag øh men tað er nokk ikki trupulleikin við játtanini sum eg skilji av lanum tað er trupulleikin at mann fær ikki nokk av fólki til tað til tey til tey arbeiðinum annars haldi eg at sandferslupakkin er eitt neyðaregn tað havi eg sagt alla tíðina og eg komi ikki at taka undir við tí yvirhøvur og eg haldi at hetta er bara politiskt spinn einki annað sandferslupakkin og eg fari at tað er so mikið lagt úti við hesum sandferstuspakkanum at eg fari at treyta mær eitt v
bíða eftir mínum egnu sannføringar eftir takk fyri takk fyri her vóru nakrar viðmerkingar ruth vang ger so væl
brandersandá y hetta her við jarðir og og vfaroeinlands altso vit fingu upplýst fíggjarnevndina at jarðir arbeiðir við at fáa sett í verk eina fráboðanskyldu soleiðis at allir føroyingar og øll sum fara í hagan eisini um tú fert á eina at ganga á eina hagagøtu hevur skyldu at boða frá tá ið tey fara og hvar ið tey fara og so er tað við at menna eina app sum mann loggar seg á soleiðis at jarður kann fylgja við í einari sovorðnari bygdbroddri skipan fyri at vita hvør er í haganum og hvar tey eru sjálvandi fór eg úr ovnseyfeti óvnlit altso eg haldi tað er sólkandi at hoyra at mann fyri tað fyrsta arbeiði við at eingin føroyingar kann seta ein fót út um bøkarin uttan at jarðir skal vita tað er tað veruliga tað sum vit yn
ger í føroyum
gersovæja nú hevði rutvang hug at øsa seg tað er eisini gott at mann gongur upp í ymisk mál halta havi eg ikki hoyrt sjálvur øum tað er so tað tor ikki at siga eg havi ikki verið í í fíggjarnevndini men generelt hava vit brúk fyri eini skipan har sum fólk ikki bara kunnu gera akkurát sum tey vilja úti í náttúruni í føroyum tað er til miklan skaða fyri náttúruna sjálva tað er førir til eina øgiliga jarðaroyðing visti mann hyggur eftir teimum bílituum sum verða løgd út ymiskastaðni í landinum har sum fólk ganga nógv tað er svarloysi yvir tað heila har sum fólk ganga og tað verða nýggjar til dømis ræsir til til vatn at renna eftir og tað hevur við sær ati ati lendi taga sundur í føroyum eg haldi tað er upp á tíðina at vit fara at skipa gongdina í føroyum soleiðis ati soleiðis at tað e meiri skipað viðurskifti vil hava við at gera og tað er einki galið í eini eini fráboðana skipan sum mann veit hvar eisini fyri trygdina hvar fólkið er
tað haldi eg ja takk so er tað
tá sigu stenbergarnar við mær sengger so væl takk fyri frá forhvønna ja eg var glað fyriat hoyra brand sandoy at hann stilliga seg okra síðu tá ið tað kemur til eina sanfært til pakkan tí haldi hatta er nakantíð mest óræt vísa sum evu koyrt út nakrantíð at mann samstundis mann avtøkur gjøld onkrastaðni hekka gjøldini aðrastaðni og letur nøkur fólk svera við til at betala ella øll skulu faktiskt betala til at nøkur sleppa at koyra ókeypis tað haldi eg er ikki ordan so tað er gott at hoyra so vónandi kann tað blíða broytt tí eg skilji so absolutt heldur ikki at at tað eru suðuroyingar í í samgongdini sum taka undir við tí tá tað gongur yvir meg for
land
ja takk brandur sandoy ger so væl takk fyri takk fyri forkvinna nú er tað ikki soleiðis at brandur sandoy stillar seg nakra aðrastaðni enn hann sjálvur hevur staðið altíð eg fari ikki í partur nakrari nakrari andstøðu í hesum málinum men eg vil bara gera púra greitt at eg havi mína egnu fatan av hesum málinum og eg komi aldrin at góttaka at mann ger tað ókeypis fyri ein partur av føroyum at ferðast til og frá miðstevini til dømis og mann letur ein annan part rinda meir illa rinda nógv tað kemur ikki á tal hvussu vit skulu koma víðari í hesum her málunum so skulu vit altso til at hugsa hetta her málið púrasta umaftur haldi eg haldi at viðskja hetta skal koma beint aftur so skal tað broyta soleið atis at antin rinda allir borgarar landsins tað sama fyri at koyra í undirgevatunnilinum og ferðast við skipinum hjá strænfólki skipu landsins hin møguleikin er at eingin rindar nakað fyri at ferðast
so er ringa øll takk fyri ja
takk so er tað bilju stinussen ger so vælja takk fyri frá fóðforkvinnaeg haldi at brandur sandoy hugsar ikki nóg solidariskt tá ið hann viðmerkir at her við samferðslupakkanum hann má minnast til tað at tann stóri bólkurin av føroyingum búgva í hesum økinum sum hava hesar tunlarnar og sum lyfta tí stóru fíggjarligu byrðina meðan tað økið sum hann býr í er ein øgiliga lítil partur av føroya fólki tilsamans sum í veruleikanum hevur brúk fyri stórum solidariteti frá tí stóra bólkinum av fólki og tí má brandur sandoy ikki hugsa so at onkur má ikki fáa okkurt ókeypis tí tað rakar hann aftur í solarplexus tá gongur solidaritetur bara ein veg í høvdinum hjá brandur sandoy og tað gongur ikki tann stóru bólkurin av fólki sum lyftir ta stóru tungu fíggjarligu byrðina hann má eisini sleppa at áseta hvussu mann skipar
viðurskiftini millum
ja takk brandursandur ger sovæltakk fyri frú forkvina eg havi ikki sagt at eg r nakað ímótir eg havi nakað ímóti at vágarfólk og norðoyingar koyra ókeypis men skal tað verða galdandi so er tað tað sum skal verða galdandi fyri allar føroyar ikki fyri bara ein part av hesum landinum vit skulu minnast til at aftaná at tann skipanin er gjørd nú visti hon verður gjørd og hon verður te tiki lógarheimild fyri at gera hanna yvirhøvur men visti mann í sínum síni trá hann eftir at at verða afturvaldur ger tað so skal mann minnast til at ati ati tann parturin sum hereftir kemur at gjalda fyri at koma inntil meginlandið tað er tann parturin úti í teimum oyggjunum har sum kanska miðalinntøkan er helvtin av tí sum hon er til dømis norlega í norðuoyggjum og inni á meginlandinum og vestur í vágum tað vil siga hetta er ein eyka byrða á tey sum tjena minst í samfelagnum
hugsið um tað
ja takk bjarni hammer ger sovæl takk fyri frú forkvinna eg eri so púra samdur við brandi samdur í í úttalsinum hjá honum tað líkist faktiskt svartast á ongum men eitt sum er ikki tikið upp enn sum eitt annaðstað er ein partur av hesum so kallaða samferðslupakkanum tað er at tað at mann ætlar at gera strandferðsluna til eitt partafelag tað er ein millión sett av sum eg seinast egi sá til at fyrireika og gera lógaruppskotini klár so at strandferðslan strandferðslan í føroyum fer eitt almenn partafelag hvat heldur brander sandoy um ta avgerð

eg dugi at síggja eg dugi at síggja nakrar fyrimunir við tí tað at strandferlagan blívur til almenn partafelag tað verður allarhelst nemmari hjá strandfaraskipið landsins at planleggja at fáa kanska gjørt íløgur í nøkur skip sum kunnu tryggja okum farleiðarnar út á tær smáu oyggjarnar millum annað hin vegin so er tann leisturin við almennum partafelag ein leistur summ er eitt sindur ivasamur sum sum politiska skipanin eisini hevur gjørt vart við at tað er ógjøgnumskykt ati mann millum annað ikki hevur at at tað hesi partafeløgini eru ikki fevnd av lógini um alment innlit so summarsumumeg eri ikki ordiligaavkláraður vit tann spurningin men eg eri i sinnaður til at diskutera tað er havi eg bara ikki fingið loyvi til ía
takk fyri ja takk næsta røða er bjørt samuelsen
tá tíðin er so avmarkað sum hon er til at viðgera eina heila fíggjarlóg so fari eg ati fyrst bara nevna hetta við at tað sum er týdningarmest haldi eg tá ið mann leggur eina fíggjarlóg til rættis tað er at mann sær hvørji mál hvørja vi sjónum hvørjar ætlanir hvørja kós eitt eitt landsstýrið hevur og tað má mann so siga er absolutt ikki sjónligt her tí at fíggjarnevndini h verið inni við tí vælkenda plenuklipparanum og hevur verið kudað av alla møguliga staðni eg skilji teirra tørv tí at tá ið mann ikki megnar í landsstýrinum at fremja nakrar sparingar ella nakrar inntøkur soleiðis at mann kann tryggja at vøksturin ikki galoperar avstað sum roynir nevndina eftir besta førmun at gera tað men hetta er líka sum onkursvegna gjørt í blindum og eg haldi at fleiri av skerjingunum eru rættiliga álvarsamar fari at eftirlýsa nøkur ting sum eg havi leitað eftir í eisini nú hesu ferð í álitinum men eisini upprunaliga í fíggjarlógini hjá landsstýrismonninum hvar eru ætlaninar og fólki taka yvir høvdið teimum hundraðda vísa fólkunum sum standa í dag og ikki hava taka yvir høvdið og hvar eru viðsjónar í mun til ein av teimum størstu avbjóðinguni vit kunnu hava frameftir í hesum landinum og tað er longu byrjað nú tað er tørvurin á heitum hondum tørvurin á fólki sjúkraverkinum í almannaverkinum og námsfrøðingar og so frameftir øll hesi her størvini heilsurøktarar og og og og heilsuhjálparar øll tey størvini sum vit vita vit komma at mangla stórar arbeiðsmegi mann má hava eina visjón fyri hvat mann ætlar har mann má onkursvegna í einari fíggjarlóg eisini seta pengar av til at arbeiða fyri at lyfta hesar lønarbólkar hvar er orkuumhvørvispolitikkurin og hvar er vinnupolitikkurin hvar er málið um ein sjálvberandi búskap halló fólkaflokkurin titit sum sita við fíggjarmálnum ella málini um at gera samfelagið meira atkomuligt ella javnt atkomiligt fyri allar borgarar og tá hugsi um øll við skerdum førleikum á ymiskum slag sum eg ikki síggi nakra uppraðfesting av it síggja okkurt einstakt felag undir megd fariuppraðfesting eg haldi at hetta er eina fíggjarlóg sum avdúkar eina samgongu fyri summi at taðer eitt sindur til vildarligt hvør er sterka sísar samgonguni og so fær nakrar raðfestingar tað eru í sær sjálvum ikki nakað nýtt men tað er altíð myndin av einari ikki serliga sterkari samgongu sum ikki hevur leiðslur sum stinga greitt út í kortið hvat er ta mann vil og hvussu vil mann fremja tað men lat okkum taka landbúnaðarpolitikkin til dømis fyri at taka ein part av vinnupolitikkinum løgtingið samtykti fyrr nú var tað longu langt síðani samgongan ikki sitið so leingi tá samtyktu vit at eitt uppskot frá tjóðveldi sum bleiv umorðið í vinnunevndini um at mann skuldi leggja orku í at professionaliserað landbúnaðirn í føroyum at framleiða fleiri vørur at leggja nakrar ætlanir fyri ein blómandi landbúnaða í føroyum har eru ongar ætlanir komnar á borði og í hesum uppskotinum skerjir mann teir stovnar sum fáast og átti at fingist við menning av landbúnaðin til dømis búnaðastovuna og so so trema eg haldi fínt at mann letur pengar til bóndafelagið og óðelsfelagið væl gagnist teimum tað men mann velur at taka tær frá við sutfara og einlans og vit vita at vit arbeiði akkurát nú við at royna ella landsstýrið átti at arbeitt við at roynt at fingið eina alvorliga semju um hetta við gongd og haga og tá er tað ikki serliga kløkt at royna at fáa teir partarnar sum skulu vera við hesar semjuni at at gera ósemnað enn størri við at taka frá tí einum gevatlin annars eri g samd í at tað r ein góð t verða samd at tað er ein góð uppraðfesting harra formaður so fær mann eftir heilsufrøði starvsstovuni og um mann vil ella ikki henda henda útsøldaða starvsstovan so er hon altso grundarlagið fyri at føroyar yvirhøvur hevur eina útflutning av fiskavørðum í dag og heilsur a starvsstovanan er orsøkin til at vit koma skjótt í gongd við koronakanningum dbes christian sen og tað arbeiðiðsum bleiv sett í gongd har og har lýsir ljósið framvegis alla náttina hvønn dag men tey verða gjálptim var tey verða skerd altso hví fær mann inn og skerjir ein stovn sum sum hevur arbeitt nátt ogdag fyri at at bera okkum gjøgnum korona mann skerjur eisini landssjúkrahúsið p á sama máta tey hava eisini arbeitt nátt og dag mann skerjur innan fyri almannaverkið eisini raka tað starvsfólk sum arbeiða á nátt ogdag í sambandi við korona hetta er fyri at siga tað milt ótrúliga illa gjøgnumhugsað hetta er hetta er ikki hugsað ígjøgnum í heila tikið man hevu simpilten bara sagt nú mágu vit taka eitt sindur frá ymiskum og ordiliga nógvum fyri at kunna geva summum frú forkvinna tað er ikki tíð at fara inn á nógv meir men eg kundi bara hugsað mær eisini at spurt hvarj vissjónur hevur mann fyri at geras samfelagið atkomuligt fyri fólk við skerdum førleikum hví fær mann so inn og bara lyftir eitt felag upp og letur øll hini sigla sín egna sjógv megn hevur seksog tjúgu limafeløg visti limafeløgini sum skulu hava hesar játtanirnar hví hevur mannikki nakar viðsjónir um nakrar ætlanir um hvussu mann ætlar at gera hetta samfelagið fyri
øll og ikki bara fyri summi fyri forkvinna takk fyri ja takk
beinta løga jacobsen eina viðmerking ja takk fyrifrú forkvina púra samd við bjørt samuelsen at eg undrist á at heilsufrøðiliga starvsstovan sum stóð á odda og satt at siga bjargaði okkum støðuni tá ið korona kom til føroya at tey skulu spara tað haldi eg er ver kottligt men eg hugsaði at spyrja bjørt samulsen um het her sum hon er inni á við viðvið hett her við at vistu fara á eilends nú skal spara og samstundis so koyri mann pengarnr til bóndu óðaldsfelagið hetta hervið fær tað at elva til at tað verður ein semja og eitt annað at búnaðarstovan eisini skal spara

ja takk bjørt samuelsen ger sovæl ja altso eg má bara siga tað at nú hava vit bíðað eftir at mann kom við nøkrum ítøkilig ætlan fyri landbúnaðin sum eitt samt løgting hevur heitt á landsstýrið um at gera fyri ja eg haldi teimum skjótt fyri hálvt annað ár síðani øllum førðnum eitt ár síðani og gongd í haga var eitt mál sum eg haldi tað var serliga fólkaflokkurin l valsíðin segði atat tað fór at blíva loyst upp á fjúrtan dagar ta hevu mán framvegis ikki loyst og mann er heldur ikki komin í løgtingið hevu roynt at fingið eina semju um nøkur ting har og eg haldi tað er øgiliga umráðandi at mann fær eina semju millum bøndurnar og tey sum fáast við ferðavinnu og tey sum umboða kann mann siga føroya fólk og okkara rætt til at ferðast í haganum eg haldi taðer øgiliga umráðani am mann finnur eina góða loysn sum er virðilig eisini fyri tey sum fáast við jørðina og sum antla eigani ella umsitana men tað kann ikki vera soleiðis at tann familja skal til betala fimm hundrað krónur ella túsund krónur fyia sleppa at slættartinn tað kunnu føroyingar yvirhøvur ikki góðtaka og hví roynar mannikki at fáa loyst tað problemið í hesum uppskotinum leggur mann tað nú yvir til nøkur áhugafeløg at loysa trupulleikan
gera tað arbeiðið sum landsstýrið burdi gjørt tað er ikki í ordan ja takk
av viðmerkja er hervør polstóttur ger sovæl takk fyri frú forkvinna al tað var fyri nøkrum mánum síðani at løgmaður segði útvarpinum at grøna umleggingin var eitt mál sum samgongan hevði avgreitt eg veit ikk um taðer tað sum ger ati samgongan nú fer at skerja umhvørvisátøk og skerja umhvørvisstovuna tí tay halda seg ikki noyðast a leggja mær pengar til tí tað er avgreitt hugsaði at bjørt samunsen kanska kundi siga eitt sindur um grønu ambitiónirnar hjá hesari samgonguni
takk fyri ja næst ella ja ger so væl bjørt samuelsen eg ætlari akkurát biðja hum frið í salinum men
tað er nemliga áhugavert at umhvørtstovan verður skerd og aftur tað er eitt av teim málunum sum eiga at vera fremst í føroyum í løtu tí tað grøna orkuskiftið umleggingin av føroyum til at vera hundrað prønt grøna landið í tjúguogtretivu og síðani samgonga tók við hava landsstýrisfólkini í umhvørtsmálum lovað at koma við eini náttúruverndarlógeg havi spurt um tað umaftur umaftur og havi fingið svar at landsstýrismennin kom skjótt niðan við uppskotinum sum langtjóðani er liðugt tá ið stavdøkir komið men nú tekur mann so skerjur so at tað verður skorið bæði tey sum skulu vera við til hesa orkaumleggingina og tað sum skuldi blivið gjørt til eina umsiting av sær nýggju lógini sum altso ikki komki komin náttúruverndarlógini og tað er har eg meini tað krassar jú fullkomiliga í mun til tað mann sigur seg ætla og tað mann so ger í fíggjarlógini altso eitt er at at tað ikki bleiv uppræðfest í upprunafíggjarlógini men tá mann so fer inn um skerjir so stendur mann sum eitt stórt spurnartekin og hugsar altso hvat vil hendan samgongan altso hvar er hvar er politikkurin altso hvar er miðjummálini
hjá samgonguni ja takk so
værda siristenberg eina viðmerkingtakk fyri frú forkvinna ja eg haldi at sleis sum viðgerðin hevur tikið seg upp so sær mann at tað er nokk so nógvar ósemjur í samgonguni bradir sandoy var uppi og segðiat hann fór at atkvøða eftir egnari sannføring og tað er eisini landsstýrisfólk sum hava meldað út á miðlunum at tey eru ikki samd við teimum skerjingum sum verða gjørdar nú so hendan fíggjarlógin kemur neyvan ígjøgnum soleiðsum hon sær út nú so spurningurin eru so hvatt hendir men er samduv bjørt samunsen í í tí at at fara at skerja heilsufrøiligu starvsstovuna landsúgrahúsið almannaverki og øll tey sum honn hevur brúkt nógv orku upp á rost og ropt fyri gerandi cethjur og alt tað tí tey hava tikið so stóra ábyrgd á seg í koronatíðini tað haldi eg tað er ikki orðfyri at mann kann kann uppføra seg soleiðis men eg trúgvi at henda hendan her fígjarlógin kemur ikki at síggja soleiðis út eftir teimum

ja takk bjørt samanvólisar takk fyri tøkkin til tey sum hava arbeitt nátt og dag á á á laboratorinum fyri at gera koronakanningar tað er at so tey verða skulu til at brúka orkuna nú upp á at spara tað gevur ikki meining og tað er óalmindiliga illa teimaman mann skerjir eisini eftirlitið av sjónum tað at okkara sjóverju skip og vørn sum stovnur verður skorin aftur vit vita eisini tað ber slett ikki til tí at har er stórur tørvur á at uppraða og festa men eg skilji upp á ein máti væl at fíggjarnevndin kemur hesa støðuna tí tá mann politisk ikki tey sum eru sett á stýrið ikki stýra so heldur fíggjarnevndan tað er hennara uppgáva og tey hava gjørt sera stóran skaða við hesum heri sparingunum sum eru settar í her men tó so at her eru eisini nakrar góðar uppraðfestingar og vit eru til dømis glað fyri at menningarhjálpin er uppraðfest og tey hava eisini sett nøkur oyrar av til film tó at andstøðan skjótir upp at seta meira av og eg gangi takið undir við fyri fólkum at sjálvandi skal mann spara men tað mann síggja sum ein liður í einum
tykki sum hevur eitt mál takk fyri ja takk næsta røða er jóhan dahl
fyri frú forkvinna nú hevur mann bara fimm minuttir so at eg má velja heta tingini burturúr hesum her uppskotum sum eg meti eri eri viktig at nevna eg vil fyrst nevna landssjúkrahúsið og tað sum eri í ferð við at hendi har við sparingum eg haldi tað er umráðandi at eisini sum fíggjarnendaformaðurin segði í útvarpinum at mann hyggur upp á hesi viðurskiftini at manikki bara ferð yvir ein kamba og skeljir eitt eitt eitt heilsuverk eg veit vær tað at tað eri ein ávís uppaddamalliónum sett av hóast tað verður skert við sekstan milliónum men hetta er haldi eg ein vetalfundsjón sum okur hava sum skal fungera fyri fyri allar ograra borgarar og tí er að umráðandi at sjálvandi at mann veit hvat mann mann veitir pengarnur til og at man kann fáa kortlaks frá leiðsluni á landsghúsinum hvat teir pengarnir sm eru játtaði síðstu árini eru farnir til tí mæli eg til at mann áðrenn mann kemur til triðju viðgerð fer hesi her tingini avgreidd soleis atmann ikki endar út í einari skerjing sum kanska kann gera størri skaða enn gagn eg síggi tað at mann hevur brúkt eina rúgvu av pengum upp á at fáa havnur og vegir og

tað haldi eg fyrisovugdi er í ordan bæði í suðuroy og eisini norðanfjørs hóast tað eg kann halda tað at kassa summar av hasum milliónum kanska eru nokk so dýrt keyptar atkvøður í sambandviðett ávíst mál men tað er so

ein ting sum eg fekk ilt tav at síggja faktikt tað var tað at mann fer inn í ferðavinnuna og mann tekur og skerjur ella æeinir privatir veitara smatir jarðir fimmondrað túsund krónur og bóndafelagnum á ólavsfelagnum fimmundrað túsun krónur av játtanini hjá visforeilands tað haldi eg eri sera sera óheppi tað haldi eg ikki er í ordan tí tað eru so øliga nógvir aðrir privatar aktørar í ferðavinnuni enn júst bjarðir og óalsfelagi og tí eigur mann at flyta pengarnar afturaftur til fistiforeinlands og lata fordeilingina av teimum pengum sum eru játtaðir til ferðavinna í føroyum har visti frá er ei vetalt ting at fáa okrar ferðavinrar amfungera og eisini at hava við okkra innlends feravinnu at gera at tað eru teir sum hava ábyrgdina av hvussu hasar upphæddirnar verða fordeildar og ikki fíggjarnevdin hjá løgtinginum tí liggur eisini visti frá einlands í einum felagi fyri seg sjálvan omann kanna hava eina armslongd til ta felagið við at hava eina nevn sum tekur sær av hesum tingunum og syrgir fyri at pengarnir verða brúktir soleðis túð skula

at umsita ferðavinnuna sum ikki hevur fingið pening annars samband við kvit øll onnur feløg sum hava við marnarfrøðingar feragvina ger at hava fingið pengar at marknarføra hesa vinnurna aftur aftur nú kvoeri hevur verið í háseti og erið stadvek eru í hásætti tí haldi eg tað at allir teir pengar sum verða játtaðir til ferðavinnuna eiga okur at brúka til tað amboðið sum okur hava sum ev visti fara á einlands so er tað sagt eg haldi eisini tað er umráðandi at okur

hyggja alvorliga eftir at ogkur ikki skerja almannaverkið meira en neyðugt eg veit gott at hesi bæði tingini heilsuverk og almannaverk brúka og hava brúk fyri øgiligum pengum og tað er nærmast ótømandi kamarkann koyra niður í hesi verkini men tað e viktigt at okur eru púra sannførd um tað at tá i okur skerja so er tað gjørt soleiðis at mann ikki skaðar meira enn minst møguligt eg eri gleður fyr at síggja millum annað eisini í tí arbeiðiu sum er farið fram í fíggjarnevdini at mann hevur sett eitt greiningar arbeiða av til til viðgera miðsøð til eina rebilireabiliteringsmiðstøðupá fýra milliónir tað haldi eg í ordan eg haldi eisin ta í ordan at mann setir eitt eina upplæd av til viðgerðarstovnum nowa vi sum er nevndur her sum vera at ambulanti tilboð til til misbrúkarar í føroyum ta haldi eg eisini er sera gott saman við teimum veitingum sum okur annars hava økunum viðbláakrossi og og helbyrgdi og og øðrum so tað er sera gott í sambandi við samferðslupakkan sum eg siga tað ati hann er føldogur og hann er rímiligani eg vil ikki ava konserversiellur men hann erí hvussu sær nakað sum okur hava hyggja nærri upp á áðrenn økur seta okrar fingramerkir á hann at siga ja til hann eg haldi tað eru nøkur ting her sum munnu hyggjast betur eftir millum annað kostnaðir at ferðast til suðuroyar og at at koma úr suðuri sum sum eg haldi e eri rímiligan e viktig fyri suðuroyingar og vinnuna har at mann ikki leggur starvmanna byrði ogeg haldi eisini atma má hyggja eftir ssjálvums strukturunum hvussu mann ger hesi tingini at mann ger tað ordiligt at mann seta samansfesti í sum mann skal eg havi absolutt einki ímóti at mann hevur eitt brúkaragjald á á at koyra í samfelagnum tað haldi eg er er relevant men eg trúgvi atðer viktigt at okur gera henda her pakkan ordiliga so ensær allar partar kunnu a siga hetta er hetta er stórshøllina eri eg gleður fyri at mann hevur tikið við eg haldi hon er eitt viktigt amboð fyri føroyar eisini og hon kan vera eitt gott ein góð ein góð markanarføroingu fyr føroya eisini at mann kann hava øll møguliga átøk íð eina stórari stórhøll sum hessara her sum skal vera á stór tjørn og eg vóni tað at samgongan eisini meldar út at hon stuðlar ætlanini eins og aðrir hava gjørt tað sum oku hava hoyrt um í fjølmiðlnum so er mín tíð farin
fyri forkvinnuna ja takk her eru nakrar
viðmerkingar edvar jacobsen gersovæl takk fyri harra formaður nei frú forkvinna orsaka nú hugdi eitt sindur eftir heilsumálum og og egi eisini sagt árin eg gleðist um ata eftir onnur viðgerð so it fáa tíð at hyggja eftir hvat inniber hasar sekstan milliónirnar men so havi eg eisini farið eitt sindur í dúptina tí tað er verið øgiliga nógv larmur rundan um hvussu vit niðurpýna so hugdi eg eftir at heilsumál tá ið síðsta samgonga sat fekk trýogfýrs milliónir fyri øll fýra árini og vit hava bara í nítjanogtjúgu givið tvey hundrað og fjúrtan milliónir til heilsumál ne hatta er fíggjarætlanin sum sigur tað høgni hoydal situr skeivt men hetta er bara ráðtøl sum eg brúki so athøgni hoydal kan eisini gott hyggja í pappírinum tey liggja inni á á netinum men tað undrar meg bara um hví tað ikki kanska hendi so øgiliga nógv innan fyri í reabilitering og øðrum tey fýra árini í forhold til hvat vit hava sett skjøtil á og so fær eg tikgja upp á ekstan

ja takk jóhandal ger sovæl ja takk eg haldi tað er umráðandi at leggja dent á tað at heilsuøki er eitt er er eit votalt øki eisini fyri sambadsflokkin at hava hava væl virkandi og eg samdur við fíggjarlignda formanninum tá i eghoyd hann í útvarpinumí dag har hann sigur tar t að r viktigt at mann fer at vita hvat hvat færst pengarnar til hvatverur tir brúktir til hvussu verða tæir gagnýttir tá ið okur veita tær okur hava játtað einar øgiliga rygva pengum til heilsuverkið síðstu árini við við landstýrsmanninum frá sambansflokkinum í í í setrinum harúti men eg haldi tað r umráðandi at okur vita eisini hvat hvat færpengarnar til tá ið tað er sagt so haldi eg tað at heilsuverkið skal ikki vera eitt stað sum á nakran hátt skal vera niðurpunt okur eiga at tryggja tað at tað er væl virkandi og at trivnaður og at tað starvsfólkið sum eru har fáa tær tær neyðugu hjálpanar sum skal til fyri at kunna fungera optimalt mann hevur hoyrt tað at at tú økið hevur verið mangla fólk tí haldi eg tað at okur eita hygja eftir um ikki teir pengarnar sum mann ætlar at spara har kanska kunna finnast onkra aðrastaðni í kanska íð onkrum onkrum løgum í staðin fyri so kundi vevrur sparda
taða kanska okkurt okkurt havar pussur takk fyri ja takk djónin
nolsy joensen eina viðmerkingtakk fyri frú forkvina ja eg haldi at jóhandal kemur inn á nøkur áhugaverd ting í sínari røðu serlig hetta her sum hevur við tað sum mann forbindur við framburð í føroyum altso vit síggja tað at ferðavinnan er í góðum vøkstri og hevur verið tað síðstu árini men tað er tí at ta e lagt eitt øgiliga gott arbeiði í og tí er kanst tað undra at at kanska tær kontíðirnar sum hava vit tann framburðin at gera at mann mann mann líkasum hálar eit sinur aftur har tað tað tað virkar undarligt tað tað eri púra samdur við joandal í eitt annað sum eisini tað er tann játtanin sum er til gransking har vit betra um vitanina hjá okkum fyri at undirbyggja nøkur ting hjá okkum har er man eisini farin inn oog skerja nøkur ting tað undrar meg eisini at mann fer á tað sum hevur ið vitan um framburð og og í verksetanin yvirhøvur altso at mann ja vit kundi nevnt film eisini har er so nakað av pengum men tað kundi eisini verið meira innan fyri tað øki so
ein viðmerking til tað takk fyri frá forspini
ja takk jóhandal ger so vælja takk nei eg haldi virkuliga tað at hetta her at ninnurin pluss tær nú at fara at pilka við eina játtan hjá einm einum einum stovni sum sum sumsum fistiforlans tað er ikk í ordan tað er slett í ordan og tað haldi okur eiga at rætta aftur har eigur eg ikki at koma fyri tí at bkinnur at at gara út upá hendan mátan til privatar aktørar tí óaltsfelagið og bóndafelagið og jarðir ere privatir aktørur akkvuát tað sama sum ein rúgva av øðrum eru privatar aktørar í í ferðavinnuni tað er ikki í ordan og og skal nakrar mennast haldi eg sum okur sum okav seta út í okra okra ferðavinnupolitikk so skal tað vera saman við vistuføraeilands sum evur topalsfðfólk sum situ har og og marknaðarføreikum og tryggja tæð at okur kunna koma at gera eina góða ferðavinnu innlendis eisini sjálvandi saman við aktørunum sum eru teimum privatu tað sigur sjálvt teir kul a vera við men tað er ikki í lagi at mann er inn í skerjur júst visti fær eilans fer at geva einum brostemtum aktøruri fimmudrað túsum krónur tað haldi eg ikki í ordan og ví samband við ranskingina vað sama tað tað er ikki heldur at mann skeljir granskingina vila menningum og føroyingum
famma lei tí haldi eg hels ikki aðer rætt
ja takk so er tað hendigold ger sovæl ja harra formaður eg eri samdur í johandalur í tí at tað er eitt sindur spesielt at tað plussliga uppstanda nøkur sovrnur feløg sum fáa eina serliga eitt eitt felag sum er tæpt næður aftin av hasum ar sum høvdi gongdi í haga tað tað er merkir lokk ikki komið á men tað er bara fyri vanlig menniskjum kanska tað tað er kanska tíð í hitt er meira fyri fólkaflokkin so tað fraktgjaldini altso mann snakkar um at at javna útaftur á einelannan máta men men frakti gjald lla í suðuroynni í sandoynni fraktgjald altso í vági havi bara bara bara har eru tvær frábrikkjur sum sum útflyta norðureftir rættiliga fittu tunga vørur og sum brúkar rættiliga nógva frakt og líkavæl klára at kappast og handlar sum líka timberandar sum líka klára at kappast hví í víði verður mann funnið útav at teir skulu fáa ein frammaná tað ganga út yvir míni lítla forstand tað má eg absol
gótt viðganga
ja takk ger so væl ja takk nei eg haldi tað henda í goldgegnur úg forkvinnina at tað er viðkretta t okur kunna seta igum saman og royna at fáa eina fornurtu at loysna upp á henda samferti bann kan eg har iggur í øll eni her samda um tag at okur eiva finna eina fornuttu at loysta upp á báðir tunlar og og feroyur g og eisini gjøldið á hesum økinum jer hvusu oku til handfara og fram eftir og eg ivirst ikki tí at vit man seta seg niður og brúkar at seta tíð upp á at gera tingin er eitt sindur meira vel ver búka mær tíð upp á tað saman so finnu okur eisini loysnirnar eg haldi ikki sjálvur tað at ið tí líkist sum tann samfettispakkin liggur á borðinu í løtuni at hann eru jegkans man skal kalla tær borð bara á borðinum ja latið okkum royna at fáa hann er gjørdu tann annanleivs og betri og so og ogroyna fór ein atbreiða semja um hann tí eg tykur tað kunnu hvur sættans gera soleiðis at øll verða nikkað til tað var tað kundi við tí
takk fyri frú forgrini ja takk næstur at røða er magnus rasmussen
takk fyri frú forkvina núhelt eg at landsstýrisólk høvdu høvdu meira meira tíð en fimm minuttir so tað ðso tað tað má gerast skjótt vit hava landsstýrið vit hava eina samgongu og vit hava eina andstøðu vit hava eina fíggjarnevnd geg havi verið partur av øllum hesum ígjøgnum míni ár her í løgtinginum og nú er mann í landsstýrinum so tað sum eg fari at tosa mest um tað er ta øki sum eg var av tað sigur seg sjálvt taka vit yvirskipað so haldi eg tað eru nógv góð ting í fíggjarlógaruppskotunum og eisini í álitunum men eg havi so nakrar viðmerkingar til tað sum hevur við umhvørvisvinnumál at gera tað er soleiðisnar at landsstýrismaðurin man kann siga næstan peratematikk hevur innlit í sítt øki tað eigur han í hvussu her at seta seg væl in í sítt øki og hann eigur at vera góð víisítt øki og hann hevur maman sigu samband til hesar her ymisku stovnarnar sum liggja undir økinum og kann fáa innformatión um tað og so er eisini uppgávan hjá landsstýrismannum at raðfesta og tá ið mann smíðar eina fíggjarlóg so handlar tað eisini um raðfestingar har ið landsstýrismaðurin í hesum førinum eg kann koma fram við nøkrum tingum sum eg havi hug at raðfesta innan fyri ein karm og nú kom eg í landsstýrið meðan fíggjarlógartilgongdin var farin í gongd og var komið nokk so langt men eg setti mær so fyri at hyggja upp á hetta her økið og royna at koma fram við nøkrum raðfestingum sjálvt um tíðin var knøpp tá ið sagt verður at man í hesum her álitinum hjá meirilutanum vil minka rakstrarvøksturin ella tálma rakstrarvøkstrinum so skilji eg ordiliga væl tað tað er tað sama sum eg havi sjálvur sagt tá ið eg sat í fíggjarnevndini men hyggur mann eftir hesum økinum sum eitur grein seks so er eg havi i sett prosent á er ikki ein tálming ella minkan av rakstrarvøkstrinum tað er ein minkan av játtanin tað r ein minkan av játtanini ein játtan sum í veruleikanum hevur staðið í stað kanska í ein tvey ár og so skerjir mann hana og tað er tað er har sum eg ikki ordiliga kann kann fylgja eg eg skilji væl at visti tað er ein stórur rakstrarvøkstur sum fer man inn um mann roynar at tálma men í hesum førinum í flestu førum er tað ein lakking av einari játtan sum hevur verið eitt ella tvey ár frammanundan eitt annað sum hevvur nevnt her sum hevur nokk so nógv við hetta her øki at gera tað er gransking til nýmenning tr í verksetan og og tað sleppur heldur ikki undan um mann lækkar játtanirnar tað er ikki tað at játtanirnar hava vaksið um at royna at tálma har hugsi eg til dømis um um fiskaæling eina hálv millión tað er aðrastaðis eisini og so víðari eg kundi nevnt okkurt afturat vinnuframmagrunnin hevur hevur mann eisini skert og landbúnaðarroyndir og tónleikaútflutningsstovuna hetta her við nýmenning og við siga inovatión og gransking og so víðari fyri at fáa samfelagið at koma sum a siga longur fram tað haldi eg øll eru samd um og tí harmar tað meg at mann hevur verið harbeint so er tað tað at eg gjørdi so tað sum landsstýrismaður at eg royndi at fara inn og hyggja kanna eg tillaga rakstrin onkusdess og so gjørdi eg tað í ávísum førum fyri at kunna fáa hesaher raðfestingarnar o visieg kann nevna raðfestingarnar so var tað hetta her við við orku í í jarðhita og tí granskar nakað har og finna nakrar loysnir og eisini á landbúnaðarøkinum men so skerjir mann til dømislandbúnaðaroyndini og mann skerjir búnaðarstovuna og og tí harmar tað meg tíðin hon flýgur avstað so havi eg hug at nevna hetta her við til dømis við umhvørvisstovuni tað verðu hon verið nevnt fleiri ferðir og tí taki eg hana fram eisini á umhvørvisstovuni vildi eg raðfesta tað sum eitur nakað sum er við fólkayvrliti at gera fyri at fáa tað at fungera og eisini talgilding av tinglýsingini og so líkasum í tí tillagingini so fingu vit lækkað játtanina eitt sindur har fyri at fáa hetta at ganga upp og so skerji mann sjey hundrað oghávtrýss túsund afturat har sum altsum landsstýrismaður hevur verið roynt inni og tillaga nøkur ting so sker mann bara meir tað hvið so hvussu eg lært og tað harmar meg almikið og so er eitt annað sum eingin hevur nevnt og eg kundi kanska hugsað mær at at onkur fíggjarnevndin kanska greiðir frá tí og tað er hetta við rúsdrekkasøluni at mann sigur at nú skal mann hava tvær milliónir meira í inntøku eg hugsi bara hvat liggur aftanfyri altso hvat hvat betíði tað etír tað hægri t hægri prísir ella betýðir tað tað at mann lækkar kanska tað veit eg ikki mann sigur avslátturin til onkran ella ella hvat betýðir tað men altso frá sekstan til eini átjan milliónir altso t tatað er rímiliga nógv tað kundi
hvø st hugsar mær um eina frágreiðing tíðin fór takk fyri ja takk her vóru nokk so fitt av viðmerkj
vekingin fyrstur er helgi abrambsen ger so væl ja frá forkinnan t tað er nokkur ting her sum sum eisini undra meg og tað er eitt tað sumleypa beint í eyguni á mær ta er efta er játtandi vissi et fara á einlands sum minkar við hálvari millión og verður lagt afturat hjá bóndarfelagnum óalsfelagnum og áh ja eg fái ikki ordiga hanga saman hvussu hvusu kann mann meina við tað men eg fekk spyrjað landstýksmannina um um hann verður inniivir eftir her at efta er ynski frá honum og um hann úr tak hvat er so ætlanin við tí luts ikki við tað so

ja takk magnusasmussenttakk fyri frú forkvina eg veit ikki av hesum ferð tað stendur her men men so mikið fylgir mann við at eg havi sæð eitt skriv sum liggur sum skjal hjá fíggjarnevndini sum er frá jarðir og har stendur rímiliga ítøkiliga og rutvang var inni á tí hvat stóð har eg hevði ikki raðfest tað eg hevði raðfest vistifarið á eiland upp á tann mátan at tey skulu fáa somu upphædd nú hevur s fíggjarnevndin valt at bóndafelagið og óalsfelagiðtað stendur ikki í jarðir tað stendu bóndafelagið óðalsfelagið og og tað sum so altso fíggjarnevndin kann líkasum bestemma tað men at hon tekur tað frá visufarð á eiland frá okkara visiferð og eiland aso tað má siga tað undrar meg og og tað faktiskt harmar meg at mann lækkar játtanina tí tað sum man er gjørt í grannalondum alt tað sum eg við ferðavinnu og tað at gera tíð hevur mann roynt at lyfta upp soleiðisnar at mann sigur at mann kann bustada eitt sindur soleiðinar fyri at fáa gongd á aftu

takk so er tað høgni hoydal ger sovælja frú forkvinna royndin verður so var rættiliga samdur við øll tí sum magnus rasmusen førdi fram og eg skilji hann eisini væl at sita sum landsýrsmaður og knappliga sita við hesum her men eg má sjálvandi siga samstundis at spyrja magnus rasmussen um eg havi misskiltað okkur ar altso er taðikki sambandsfokkur sum leiðir landið og samgonguna og landsstýrið so vils magnus rasmus skilur meg rætt eg eri eitt sidur toyttur av hesun her við at at mann ger slíkt og so sigur mann í sínu egnum samgog nú skulu vit prensa okkum frá okkum sjálvum men eg vóni at tatverður broytt og serliga tað sum maknusrasmus vísir á at her eru har eru týdningarmiklar ætlanir og stovnar sum bara verða skerdir yvir hálsherar og jat vitkuntka heilsufrá í starvsstovuna annað tílíkt altso aðtað kann man væl ikki liva við tá ð mann skal
kunna at at byggja nakað upp í hesum landinum
ja takk magnus rasmussen ger so væl takk fyri at vera formaður eg pyrist ikki at fortelja høgna heita hvussu tað gongur fyri seg at mann sum landsstýrismaður og so roynir at ella tað sum í einari samráðing í samgonguni fær so eitt uppskot niðan í løgtingi men so veit mann at so so er tað løgtingið sum tekur avgerð og tað hevur fulla virðing fyri tað er løgtingið sum avgerð men tað sum eg geri her og eg standi við hvørt orð sum eg havi sagt sovandi tað er tað at eg vísi á at eg haldi sjálvur at her eru nøkur óheppin ting tað er tað sum eg vísi á og so vóni eg tað at at vit ímillum aðru triðju viðgerð kunnu rætta inn á nøkur viðurskift men tað er fíggjarnevndin og tað er løgtingið í síðsta enda sum avgerð alt og tað tekki eg fult til eftirtaktar men eg haldi meg hava rætt og skyldu til at vísa á nøkur viðurskiftir sum eg haldi
ikki eru akkurát sum tey hava verið takk fyri
ja takk erhard joensen ger so væl takk fyri frá forkvinnan tað er rætt sum mann strætmsen sigur at tær eru nakrar játtanir sum sum eru minni játtanir eða vit sjúkurtaka fiskalning til dømis tann gransking av partinum av fiskalning so vóru so hugsaðir um í í fíggjarnevndini kann mann har er nakað av nokk so nógv inntøkufíggjarvirksemi kann mann fáa eitt sindur meira av inntøkufíggjarvirksemi tí er primert frá alivinnuni sum mann so kann brúka til til gransking eisini aftur tann granskingarpartið hivaðin so viðvíkjandi viðsitt tvær veilends so vil eg lova magnus rasmussen tað at tað fari eg at hyggja upp á í millum aðru og triviðgerð tí tað var ein ein ein broyting sum bleiv gjørd sum eg haldi sjálvur var sum formaður so haldi eg hon var óheppan fyri at siga tað beint út so har eru nøkur ting sum eg skal lova

ja takk so er tað magnus rasmussen gersovæja takk fyri frú forkvina ja tað er nú soleiðis at vit hava hesar skipanirnar av tað er framløga og tað er fyrsta viðgerð og tað er ferð í nevnd og tí aðru viðgerð tí má man fáa alt alt fram sum er og at mann so hyggur upp á nøkur viðurskiftir í millum aðru triðju viðgerð tað ljóðar gott og tað tað tað vil eg siga takk fyri eisini og tað hevði eg eisini ímyndað mær at at mann mann hyggur up á ting sum sum verða víst á hetta við við fiskaæling altso eg veit væl at tað eru eksterni pengar har tað er tað eisini heilsufrøðisligu tað er tað eisini nógva aðrasts at tað er partvíst sjálvsfíggjað men øgiliga ofta er tað tað at vissi ein almenn stovnur kemur við einari upphædd so kemur tann sum er við við somu upphædd so so tað at mann lækkar tað vildi eg mett førur til at tað vera færri
pengarr sum koma inn takk fyri
ja takk bjørt samuelsen eina viðmerking takk fyri eg haldi at magnus rasmussen helt eina øgiliga ærliga røðu serliga at hann vísti hetta her við at mann skerjir av har tað ikki eru rakstrar vøkstur og í veruleikanum umsitur magnus rasmussen ta ráðið sum við rættum politikki kann vera við til at skapa nógvfleiri inntøkur í hesum landinum og tí ræðist í hendan pleniklipparin sum fíggjarnevndin hevur hurrað ígjøgnm nógvastaðni og eg ætlaði at spyrja magnus rasmussen um nettupp hetta við visti mann til dømis tekur landbúnaðin og tað at seta ferð á menning av meiri framleiðslu har ella visti mann tekur tað arbeiðið man kann eisini taka tað arbeiða haisi frat starvsstovan gerði fyri sovítt tað at mann bara skerjur og og harvið skuldu tey kanska uppsiga nøkum fólkum og sovíðari er tað tað avi vety havt brúk fyri beint nú sjálvt um útreiðsluvøksturin er forstórur og heldur hann at vist mann legði meira denta á vinnupolitikk at mann so kundi kanska fingið meira altso ein breiðariinnbreiðari

ja takk magnusrasmussen ger sovælja takk fyri frú forkvinna na eg haldi vit hetta landsstýrið undanfarðina at gera alt fyri at vit hava at vinnan hevur góðar karmar og so víðari men tað sum eg líkasum hava víst á tað er hettaher við at vit tosa um gransking og nýmenning og íverksetara tað er so ómetaliga viktigt at mann ikki fer eftir teimum tað e tað er líkasum tey sum skulu føra tað víðari ha so so tað er tí eg eg líkasum komi in á hetta her og tað harmar meg at at mann fer eftir tí og tað at hetta er í veruleikanum fleiri a hasum her eru játtanir sum hava staðið stað og tá ið tey standa í stað og alt annað durkar so blígir tað í veruleikanum at nisti mannikki at hækkar teir so lækkar teir tá mann einki ger og fer mann so inn aftaná og og koyrir niður so so er tað óheppið
takk fyri
ja takk jóhannes jóensen ger so væl ja takk frá fólkum ja nú magnus rasmussen hevur eisini verið kommunupolitikki og har veit mann tað at í hvørtum fíggjarnevndini so brúkar mann plennklippar har mann sker niður í allastaðni fyri at vísa siknal tað er mann eisini gjørt teg síggja eg so hugsi at tað er ikki nevnt fólkaskúlan hann verður skorin við trý hundrað og trýss krónur har hevur eg altíð hugsað tað at tað verða nøkur átøk sum skulu gerast á tí økinum og tað kemur nepp at kosta minni so eg hugsi at tá mann so ikki tikir tað átøkini við sum mann ætlar at gera við enskoða fólkasklónuna og og og lærarøkøringina á annað so eg gangi út frá at nú er mentamarráðurin ikki her eg gangi út frá at at mann ætlar at styrkja
fólkaskúlan takk fyri
ja takk magnus rasmussen gersovælja takk fyri frú forkvinna ja sjálvandi fái eg ikki svarað tá ið tað hevur eg øki hjá einum øðrum málsøkij einum øðrum landsstýrismanni at gera men tað sum vit øll vita tað er aftan fyri øll tøl aftan fyri alla konty so eru nøkur ting sum henda skrúva tú upp á uppeftir ella niður eftir so er henda ting skalt tú seta nýggjar skipanir í verk so betýðir tað at tú mást seta meira pengar av vissu ikki okkurt annað skal niður og tí er tað so ómetaliga viktigt tá ið mann fer at broyta tøl skriva uppeftir ella niður eftir at mann eisini tekur tað við hvussu ávirkar tað og tað er ikki bara á á greinum
seks umhvørt vinnumál men tað er øllum økjum takk fyri prúði forkunnug
takk fyri síðani er tað hervur polstóttir ger sovæl takk fyri frú forkvina a vit hava nú síðan samgongan tók við bíða eftirnáttúrumargfeldislógini og tað dregur út eg veit kum lansurkmaður kannskal kann siga sindr um hví tað drepur so nógv út men eg ætlaði at spyrja landsstýrismannin hvussu hann heldur at ein komandi náttúrumargfeldislóg sum eg gangi út frá kemur í næstum fer at eydnast tá ið mann fer æ ser sjey hundrað og hálvtrýss túsund krónur umhvørvisstovni sum er tann stovnurin sum skal
fyrisita lógina takk fyri
takk fyri magnusrasmussen gersuvæl takk fyri frú forkvinna ja náttúrumarnfeldislógin ella náttúruverndarlógin sum vit kalla hna hana havi g arbeitt nógv við síðan eg komi landsstýrið í heyst og eg vil siga tað at allarallarfyrstu komandi árið verður hon á breddanum og tað at umhvørvisstøvan verður skerd tað er í mínari verð harmiligt um tað kemur at ávirka náttúruverndarlógina tað tað kemur tað ikki men vissi hon skal fungera virka eftir ætlan so betýðir tað í longdini at vit skulu seta nakrar meira pengar av tað
skulu vit bara vita takk fyri

er so væl takk fyri forskuna vilt tú taka tinglýsingina tað sum landsstýrismaðurin arbeiðir við saman við ráðnum og saman við tinglýsingini er at fáa hana talgildaða soleiðisnar at tað hevur verið nakað trekt tað hevur verið bíðitíð men tá tað kemur til pengarnar pengarnar so fara teir í landskassan og tað er umvegis fíggjarmálaráði so tað er ikki soleiðisnar at tinglýsingin sjálv hevur nógvar pengar at arbeiða við og tað er tí man seta játtan av ella eg havi kempað fyri at fáa játtan av soleiðisnar vit kunnu fáa byrja tinglýsingina fyri at avgreiðsta tíðin kann vera skjótari
og betri og so fór tíðin
yrtasiriestaðin berg ger so væl takk fyri forhvinna ja ætli at spyrja landsstýrismánininm um tað passaretær sum mann hoyrir at hesar pengarnar til til jarðir skuldu brúkast til eina app har fólk skula boða frá viðs tey fara í hagan og við sitey síggja onkran sum skulu tey boða frá f ella trúgva tí men landstýrismannin kanska veita um tað og so tveir spurningar tað er um um henda skerjingin á umhvørsstovuni og heilsufrøðaligur starvsstovuni og mann kann siga eitt sindur nakað um hvussu tað kemur ávirkað virksemið tí haldi tata finnast so týdningarmiklil stovnar sum mann í í í sum umstøðirnar eru í hvørfall burdi raðfest heldur enn
eitt skert
gjørt væl takk fyri forkvøldina tá vit koma til spurningin sum sigur steinberg setur um jarðir so veit eg ikki meira enn tað sum stendur í einum skjali einum skjali til fíggjarnevndina har ið mann kann lesa hvat tað snýr seg um og tá vit koma til heilsufrøðis í starvsstovuna so var ætlanin ella eg hevði arbeitt við fyri at hækka játtanina soleiðisnar at eftirlitið kundi verið styrkt við øðrum til onnur djórasløg enn til laks tað var líkasum endamálið har og umhvørvisstovuni vóru tí í veruleikanum tvey tvey viðurskifti sum eg hugsaði framleiða tað var hetta fyri at talgilda tinglýsingina fórði at fáa starta upp upp á tað og so eisini naka við fólkay við fólkayál ein skipan sum sum ikki er haldbari longni tað var í høvuðsoynni í dag og tá ið mann so skarvar av so kann mann ganga út frá hatta frá at ganga yvir hesum viðurskiftini men tað tori eg ikki so sjórliga at siga men í hvølskyri er tað tað á hasum bá stovnunum at manna má
líkast hon spara nakað takk fyri takk fyri tann næsti at røða verður bjarni hamm
takk fyri frú forkvinna som komu onnur so bleiv onnur viðgerð av fíggjarlógini í løgtinginum og tað er altíð ein spennandi viðgerð at vita hvat er valt til og og serliga kanska hvat er valt frá men heilt yvirskipað so vísir onnur viðgerðin ati at rakstrarútreiðslurnar tey vaksa øgiligt tað hav eg fingið at vitað fleiri ferðinar tær eru longu komnar i tað eru longu blivnar yvir átta hundrað milliónir men tað gevur allíkavæl tað er fíggjarnevndin fingið skapað saman eitt yvirskot á seksoghálvtrýss milliónir tað er altíð gott at er eitt yvirskot sjálvt um tað er í so lítið men vist sikul su hyggja eftir at inngjaldið ella vinningsbýti frá bank nordik og søluna at partafeløgnum í tjaldur og norrøna sum erðu mettar til tað sum drer metar til so vildu tað eittanasta vera eitt undirskot á tvey hunraðoghálvtrýss milliónir og sjálvandi er tað ikki gott nokk tá ikur at hugsa um hvussu ómetaliga góðar tíðirnar eru her í dag men tey hava øll tey flestu víst á eisini formaðurin og fíggjarnevndini at sjálvandi er tað ikki gott nokk men tað er tann veruleikin sum livir beint nú men tað er tað viktigasta í hesum her er at fólk løgtingsfólk fólk í landsstýrinum hava fokus á at mann má ansa eftir at útreiðslurnar ikki fara yppa um vir upp um inntøkurnar tey tingini kanska sum hevur valt frá sum eru undrnaverd tey eru nevnda áðrenn men millum annað ein fiskivinnuhjóð sum føroyar eru í dag tá eta undrinavert at mann veljar at skerja eina hálva millión á kontuini trygd á sjónum altso trygd á sjónum við eina hálva millión tað er ikki í lagi og so kaat mann fer so eftir barnabati og tekur hundrað túsund afturat a tað eru sorni ting sone fá ting sum veruliga loypa í eygað og so kanska sum hevur verið uppi at venda at at viðgerðartrygdin sum er eitt av høvuðsmálunum hjá visti tað er høvuðsmálið hjá sambandsflokkinum har hevur mann valt at skerja landssjúkrahúsið við sekstan milliónum men tað eru nógv góð ting í hesari fíggjarlógini tað er eingin ivi um tað tað er eingin ivi um at her eru nógv góð ting serliga fyri oynna sum eg komi frá suðuroyartunnilin tað er øgiliga gleðiligt at hann nú sigur fíggjarnevndin at suðuroyartunnilin sjálvt um landstýrismanní fíggjarmáln ikki ikki tók tað upp á tunguna í tá ið hann bar lógaruppskotið niðan so o fíggjarnevndin sagt at at enfýra milliónir settir av til at seta á stovn suðuroyartunnilin tað tað er virkuliga gleðiligt tað betýðir tað at so er tað líkamikið hvat landsstýrismaðurin sigur nú hevur hann bara eitt at gera tað er at fara í gongd og fáa sett á stovn partafelagið suðuroyartunnilin tað er eisini lagt upp fyri at fáa eitt skip at avloysa smyrðul ella eitt farmaskip at taka trýstið av smyrli tað er óalmindiliga gott at eisini at te er komið við sjálvandi kann mann kjakast um t at vat um skipið er gott nokk skipið er kanska í so lítið til tað farvætnið sum okur hava í dag men tað er eingin ivi um at tað er munandi betur enn einki skip og so er tað líka tað av tí skipið er so lítið sum tað er og rúmar so nógv minni enn hvat smyril er sum vild tað vera periota har sum har sum smyril fær doktaðan ferðrhaldið í januar nei enskylda marsapríl tá vild tað verða kaos v eina aðrari ferð vistu ikki verður samskipað heilt óalmindiliga gott men tað er bara tann veruleikin sum suðuroyingur hava livað í í nógv ár hetta er eitt stig upp eitt stórt stig upp uppeftir at fáa eitt farmaskip og at fáa suðuroyartunnils settingastovn sannførstupakkin ja eg veit ikki vek vak siga um hana so har eru sum heild eri eri er meginpartin av tingunum eg men ímóti har er at mann veljir eitlanastað at at nøkur nøkur skula betala einki og onkur skal betala nógv tað er tað altso har eri eg samdur við branda sando í antinhaldi øll eiga at betala eitt sindur ella kanska eingin skuldi betalt nakað eitt sum eg haldi fíggjarnevndin eigur at hyggja eftir mill aðguru triðju viðgerð tað er ein lítil upphædd til tað tað er at tað er ein millión sett av at seta á stovn partafelags strandferðslan har haldi eg veruliga at mann man ansa eftir um mann eigur at taka hasa milliónirna burtur beinanvegin beinanvegin og visti mann vil brúka hana so set hana á til suðuroyartunnilin til partafelagassuðuroyetalinin t hækka tað til fimm miliónir men eg haldi ikki tað er í lagi at mann fer í gongd við at ger at gera strandferðsluna til partafelag har sum partafelagslógin er galdandi tað vil siga tað sama sum okur kna játta pengar til hetta felagið men eg hava ongan møguleikan at fáa innlit lógin um innlit er ikki galdandi fyrisitingarlógin er slett ikki galdandi fyri starvsfólk og har vil eg siga at vistu ú hugsa um starvsfólkatrygdina hjá fólkum so er postartar besta dømi sum at tay ikki er ein verandi loysn øllum førum at tað ikki bara verðið blakaðin niðanum løgtingi beint nú og sigur nú skal mann gera partafelag latið okkum bíða og fáa arbeitt longur við tí sum man veruliga fer út forteljir hvat er fyri hvat í móti við tí annars og aft afturat bara tíggju sekund tað er øgiliga gleðiligt at fróbbiar vegrin verðurbreiðkaður hann er sm onkrum segði áðrenn hann er so hann er so smalur at man kan ikki møtast tvey fólk kun illa nok møtast honum og at mann byrjar at breiðka vegin til tunnilsmunnan í hvalba tað er ikki nokv fimm milliónir men tað eru sikkurt nokk í komandi ári tí tað er ein góð byrjan at byrja við tí men takk fyri frú forkvinna her eru nógv góð ting og tað eru nøkur ting sum ikki eru góð men
øgiliga nógv góð ting fyri suðuroynna takk fyri fyri forguna
takk fyri fleiri viðmerkingar tan fyrsta frá siri stenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja sjálvandi er okkurt gott í eini fíggjarlóg tað sigur seg sjálvt og partafelagað suðuroyartunnilum haldi eg er eitt tað størsta framstigið fyri okum í hvørfall men so er tað het her við strandferðsluni eisini tað at mann ætlar at gera tað til almenn partafelag kann bjarni hammer siga eitt sindur um tað hvørja ávirkan tað kann hava á tænastustøði og hvat tað elnars fer at betýða fyri okra ferðasamband
ík
bjarnihammer gersuvætað er øgiliga ilt at siga sjálvandi skal mann ikki vera so startskyktur sum at kanska burdi verið men tað e eingin ivi um at partafelagi her var einasta endamál tað er at skapa eitt annað stað eitt eitt eitt fíggjarligt yvirskot tað er tað tað er stovna til um tí eitt almenn partafelag ella mangluð partafelag so er tað partafelag sum virkar eftir partafelagslógini tað eru heilt heilt aðrasømdur og tað sum serliga keðiligt øllum ferðinum mann kemur framenna staði sum er totalt avhangur av strandferðsluni so hevur tú ikki møguleikan at ávirka tað sum løgtingslimur ella sum landsstýrismaður fraktiskt mann sigur landsstýrismaðuin fíggjarmánlur sigur tað best partafelag hnsof teir munna finna út av teg sjálvur tí tað verður sett ein tilvildarlig nevnd sum skal taka sær av tí eg kann líka nevna eitt afturat tað er eisini eitlanastað ein skandala at mann hevur valt bara at mann skal hækka farmagjaldini bara á suðuroyarleiðini fyri fimm milliónum har eru sjávandi tvey øgiliga sterk feløg men eru eisini onnur feløg suðuroynni sum slett yvirhøvur ikki hava ráð ella brúk fyri at fáa fimm milliónir
lagdar á birjina afturat takk fyri fortfoinur
ger so væl takk fyri forkuna tað frøði meg at bjarni hamar heldur at tað eru nógv góð ting í fíggjarlógini kanska serliga fyri suðurøki og eitt tað størsta er kanska suðuratunnilin sum nú er komin endaliga á skrá sum sum sjálvstendur felag viðvíkjandi ferðslupakkanum so haldi eg at tað eri tað sum var mest umráðandi hjá okum tað var at fáa eina leið sum fungerar aftur leiðin hevur ikki fungera í áravís simpultenn upp á grund av at hon hevur yvirbelastað og so ein ting afturat nú fáa okur tross alt eitt skip afturat sum kann traðka til tá ið smyril plúsliga ein dag liggur okur vita at hann kemur at liggja fyrr ella seinni

takk fyri fyri forkvinnar nei eg púra samdur við er ar joensen at okur vita av at stygisjomarin tvardagar síðan eg kom í smíriligt tá i var galið veðno motori okur lóvu ít á nólsoyarfjørði í ein tíma og tað kann vera nógv verri soleiðis her og standa øku uttan ait skipi um so er einki at gera tí okur hava ikki at skip sum kann traðka til norrøna er upptikin í siglin alt árið runt hon var einaferð fyrá nøkrum árum síðan ein leyðloysn men tað er eingin ivi um tað at at at eykaskip er heilt óalmindiliga viktigt tað einasta sum er viðsum bart sigur tað sum hon skal ikki vil eykaskipið tað er positift allan vegin gjøgnum tað kundi gott veri størri elta kundi gott verið nýggjari og so víðari men tað sum er bara eitt sindur keðiligt í tí at mann samafinnur tað við at mann vil hækka farmagjaldini fimm milliónir tað bótust man ikki eg haldi tað bilar einki um suðuraleigin r eitt sindur dýrar er rakstri nú innttilmann fer fast samband við einum suðuratungli tað haldi eg men eg samdur í atpartfesuðurfantastiskt ogtað er eisini at fáa eitt annað skip sum tað koma skjótt inn tað er bara bara ta ma saman finnar eina stórar nógvar út

ployst á tí málinum takk fyri
bjarnihammr gersæ takk fyri frú forkvinna nei eg ei samdur at altso tað er eatt undir at tað ikki hent í fleigi er henta henda óhapp sum okur vita av mein smá óhapp men tey renna nakað so skjótt á dekkinum tað síggi okkur hetta her vel uttan iva t gera eitt arbeiðsungstøðin at blíva nógv betr at tey kunn eittannastað ið einum meira friðarligu leisti kunna fáa farmin av oynni og til og at av starvsfólkin umborð fer ein nógv betur daglig dag púra samdur í sambandi við at okur hava nemliga flutninsstuðul millum oyggjar men tað ev íhoni tilvirkini kann mann gera tað frá botnfisk at fáa sum sagt til miðstaðarøki tað hevði verið uttan tðhevði verið ein tað ta hjálpt til tí tað eru eisini tvey øgiliga stórur sterk virkir í suðuroynni sum sum kanska ikki hava tað líka strævið sum botnfiska flakavirkini tað er eg eisini samdur í o tað er bert at hyggja eftir tí ogtað hopi eg tí at tað er altso visti mnn bara hyggur eftir tí við við við opnum eygum so eru fimm milliónir farmagjald á suðurarleiðina tað er tað tað virkar øiliga ógvusligt fyri fyri feløg sum hava tað strævið men sum hava nógv fólk í starvi so tað er kanska loysina at at leggja eina millión ella tvær eg veit ikkihvat tað kundi verið at fáa at fáa at fáa tann farmin av

jaspur langaard ger sovæl ja takk fyri frú forkvina til aðru viðgerð er fíggjarlógin fyri tvey túsund og tveyogtjúgu og lat meg siga beinanvegin at eg haldi at her er sera nógv góð og nógv spennandi prosjektir tá ið tað var fíggjarlógin kom niðan til fyrstu viðgerð var eg persónligan eitt lítið sindur keddur av harmur um at at tað ikkiherur gjørdar eitt lítsindur størri sparingar at mann ikki skorið itt lítið sindur meir og mann hevði lagt sið eit lív sindur meir í seðlanir er at hava eitt størri avlop enn tað bleiv og man kann siga tega nevnt at siga men eg haldi har vóru møguleikar og tí vil eg eisini siga at eg eri fegin um at at vit í dag eru so komið niðan við einari fíggjarlóg sum er hevur nakrar sparingar og hevur eitt størri aulop enn áðrenn so er tað sjávandi funnið st at at hetta er sjálvandi sparingar sum landsstýrið skuldi havt funnið og tað eri eg samdur í sjálvandi skal tað vera landsstýrið sum ger tað men tá ið landsstýrið so ikki ger tað so kann hetta her so vera eitt úrslit av tí havi tikið nøkur ting burturúr har øgiliga nógv ting samferðslupakkin havi eg verið parturav tað arbeitt við eina rúma tíð ogokur komi fram til eina eina semju í samferðslubólkinum eg haldi at tað er ein ein góð loysn ein neyðug loysn og eg trúgvi eisini ein loysn sum onkursvegnar arakar sera væl bæði suðurøki og miðøki og norðurøki men tá ið mann arbeiðir við við skipanum sum sum sum skulu dekka alt landið so veit mann at tað er øgiliga vanskuligt og tað er ein samhaldsant skipan tað vil siga at tað er øll sum kanska betala men summi fáa meira enn onnur norðoyingar í vágaog fólkavestr í vágunum hava betalt sín tunnil niður sum sjálvandi skal tað gjaldið burtur eysturoyggin hevur bundiðst til at betala fyri sandoyartunnilin eisini tí fegnist eg um at nú endiligani at tað gjaldið er kom niður eisini vitandi um at vit hava øgiliga stóra ferðslu í dag sum koyrir runt og tað haldi eg hvørki samfelagsligi ella menniskjasliga vit kunnu sum samfelag liva við so tí eri glaður um eisini at ein ein loysn er komin upp á tað suðurøkið hevur eisini havt trupulleikar at vit hava eitt skip hendi nakað við tí skipinum so standa vit í stórum avbjóðingum og samstundis er tað skipið for lítið so tí haldi eg at at tað var eisini ein fín loysn til tað tá tað kemur til ítróttaøki so eri eg fegin um at vit hava fingið eina stórhøll her í havn sum skal har hondbóltur og annað kann vera og eisini eina fótbóltshøll sett av har tað verður innandura fótbóltshøl og tað haldi e er øgiliga spennandi prosjekt vit hava tosað um hetta her í nógv ár eghaldi ikki eg taki feil við seg siga í tjúgu ár so at nú fimm milliónir settir av til tað eisini er øgiliga gleðiligt og eg trúgvi eisini at at mann fer at finna eitt hóskandi øki har mann í miðstaðirinum har mann kann fáa lagt eina sovorðna høll træplanting er sjálvandi øgiliga lítið mál men eg haldi líka ata gera einki skita eg haldi tað er fínt at at fíggjarnevndin hevur lagt tvey hundrað o hávtrýss túsund upp á tað eisini í sambandi við umhvørvi vit finnast ofta at at vit gera for lítið og sjálvur fegnist eg um hevði tey økir har træplanting er so tí haldi eg ii sk eg hevði ynskt at tað var eitt sindur meir men men tað er so tað neyðhjálpin hon er eisini hækkað eg haldi tað er eisini sera gott ø eg havi verið frammi fyrr um at tað er ávís øki sum sum tørva tað øgiliga nógv so tí haldi eg at tað er gott at vit fara inn og og brúka meir pengar upp á tað eitt eitt eitt mál sum ikki veruð nevnt nú tað er ein ein háskúli í nesvík bíbilskúli har ein millión trý hundrað og hálvtrýss túsund sett av tað haldi eg eisini er eitt øgiliga spennandi prosjekt har vit eisini fara inn og fáa fáa vit hava øgiliga nógvar føroyingar dag sum fara av landinum og hví kunnu vit ikki eisini vit hava rættiliga nógvar góðar teologar og ov nógvar góð fólk sum eisini kundu tikið sar av vit eisini góðar karmar til til hetta her og til síðst so vilja eisini taka týtt rúm sum eisini haldi eg hevur fingið eina hækking pá trý hundrað túsund sum eg haldi eisini at vit skulu vera glað um tíðin er farin so eg haldi at eg vil siga at her er øgiliga nógv positivt og øgiliga gott at at at vit eru komin so langt og vónandi verður ikki alt ov stórar broytingar henda ímillum
aðru og triðuviki takk fyri
takk ein viðmerking frá edu og jacobsen ger so væl takk fyri forkvinna tað sum eg hugsi um tað er tað attað vísir seg at vera eitt sindur stórar serjingar á nøkrum av ráðunum og har vóni at vit kunnu líka sum bara hyggi upp á tað hvat hvat inniber tað hvat ávirka tað teiman fer so ógvusliga inn tí vit hava havt nøkur góð átøk eisini tað sum landstyrisnaurinir í ungórsmálirni hevur arbeitt við so mankann líkasum lýsa ta støðuna so hevur mann tríggja viðgerð hvat heldu verði verur að hildið um tað tí eg hugsi um at mann sker men men hevur tað ávirkan á nakrar nakrar viðgerðir nakrað arbeiðsmannar í gongd við tað haldi eg er týdningarvikið at fáa lýst soleiðis at mann ikki vendir nøkrum góðum átøkum til naka

ja takk fyri etva jacobsen og tað haldi eg mann skal fara og sjálvandi vita vit eisini at tá ið tað er soleiðis at mann hevur havt nakrar ávísar pengar og knappligani farið minni pengar at brúka so so betýðir tað eitt ella annað vit kunnu ikki bæði blæsa og hava mjøl munnum men eg haldi at tað ger eisini tað ger einki eisini at vit siga men kunnu vit prøva hyggja eftir teimum tænastunum sum vit gera kunnu vit gera tað kanska onkuntíð bæði betri og bíligari og tað hevur mann sæð ofta sigu ta mann altso plagir ikedøt at gera at mann plagar soleiðis plagar vit at gera um mann hevr øgiliga ofta onkuntíð tað man er tvungin til og tað kenna vit øgiliga nógv frá vinnulívinum tá ið vinnulívið knappligani skal finna útav men eg havi ikki eg havi minni pengar at liva fyri jamen hvussu kann eg so fara inn við tí verandi rakstri fara inn og rationaliserað og mangan finnur mann út av við minni pengum kann mann egentliga fáa morbursurúr so tað er ikki altíð tað at króna fyri krónu at
har var betri úrslit takk fyri
gjørt væl takk fyri forskuna ja tað er ein spurningur tá mann kemur í sær støðuna at tað er ongantíð øll sum eru nøgd tað eru ofta tey flestu sum eru ónøgd tá mann ger eina fíggjarlóg serliga í tá mann velur at tálma at tálma ein vøkstur og at skera nakrar játtanir og tað er trupult at stýra í góðum tíð altíð verður øgiliga trupult men onkur onkur má taka tað ábyrgdina á seg í hesum førinum so tað so verður í fíggjarnevndum sum hev gjørt tað og út frá tí sannroynd at verandi vøkstur kundi ikki halda fram útilukkandi
takk fyri
ja takk fyri frú forkvinna bæði eri púra samdur og eg haldi at vit síggja eisini í dag at vit hava í samfelag har hjólini mala skjótt flestu privat arbeiðspláss skríggja eftir arbeiðsarbeiðskraft mann fær ikki ta arbeiðsfólkini sum mann hevur brúk fyri bæði innan fyri tænastuvinnu innan fyri framleiðsluvinnu innan fyri stórsa alla vinnu ferðavinnu og matstovuvinnu og so víðari og tá haldi eg tað er viktigt at vit sum myndugleiki og vit sum sum politikarar duga og mugu royna at halda eftir tað er nakrar tænastur sum eru vitalar í samfelagnum sum vit mugu skulu geva og røkja men tað er kanska eisini tænastur sum siga men er hetta neyðugt ella kunnu vit líka bíða við hesum og onkuntíð kann tað loysa seg at draga útreiðslurnar itsindum
takk fyri takk tann næsta røða verður
ja takk fyri frú forkvinna ja eg vil siga at yvirskipað hevur fíggjarnevndini gjørt eitt øgiligani gott arbeiði tí at nevndin hevur fingið tálmað útreiðsluvøkstrinum útreiðsluvøksturin hevur verið tvey tey síðstu árinit seks hundrað og fýraogtrýss milliónir krónur og ella álitunum sum nú er komin úr fíggjarnevndini hevur man so megnað at tikið seksoghálvtrýss komma seks milliónir krónur av vøkstrinum tað vil siga at útreiðsluvøksturin er farin úr seks komma eitt prosent niður í trý komma átta og tað er eingin ivi um t hetta her er altavgerandi fyri at okur kunna hava eitt burðardygtsamfelag at okur kunna hava ein burðardyggan fíggjarpolitikk soleiðis at viðurskiftini hjá okkum hanga saman men tá ið mann fer inn og ger eina so stóra skerjing so er tað sjálvandi nakrar óhepnar skerjingar sum eg vóni at mann kann broyta millum aðru og triðju viðgerð tí at tað er eingin ivið um at okur eru komið lutfalsliga gott ígjøgnum koronakreppuna men so eru tað nakrar vinnur sum hava verið ótrúligani hart raktar tónleikarlívið mentanarlívið og ikki minst tænastuvinnan men eitt øki sum var í fullum blóma áðrenn korona var ferðavinnan okur høvdu við eina vinliga at gera sum veruligani hevði fingið føtur fyri seg og sum var í fullari ferð við at kanska gera gerast a næsta beinið í okkara búskapi okur høvdu í tvey túsund og nítjan sjey hundrað og fimtan ársverk í ferðavinnuni og orsakað av korona so bleiv hetta her næstan hálverað í tvey túsund og tjúgu so korona hevur rakt ferðavinna ómetaligani meint tí haldi at tað er ótrúliga keðiligt at mann fer inn og sker visti t fara á einlant við fimm hundrað túsund krónum og flyta tað yvir á tveir privatar felagsskapur bóndafelagið og óalsfelagið eg haldi at tað er ótrúliga óheppi at at mann rakar akkurát tað økið sum siglir í tungum sjógvi í løtuni so tí vóni eg veruligani at mann kann fara inn og hyggja upp á hesi viðurskiftini millum aðru og triðju viðgerð eg skal nema eitt sindur við játtanar til sosialøki og almannaøki eg haldi at okur hava eina landsstýriskvinni sum hevur verið sera ófør á sínum øki hug sett øgiliga nógv gott arbeiði í gongd bæði nýggjar lógur bústaðarøki bygging á stovnum og annan so tí haldi at tað er sera óheppi at hennara arbeiðsorka at útføra hesi viðurskifti verður skorin við tvey hundrað túsund krónum umframt tað at hon ongar lønarframskrivingarferð til sítt ráð at gera hesi tingini sum nú sum hava ligið í kortinumrættiligani leingi og hyggja okur eftir generelt eftir játtaninum til sosiala økið so síggja okur at javnstøðumál verður skorin við trý hundrað túsund hetta arbeiðið er øgiligani víðfevd hjá nevndini tað verður arbeitt sjálvandi bæði við eftirlit við lógini kærimálsviðgerð samstarv við myndugleikar og og javnstøðunevndini og demokratiar brúka sjálvandi sama skrivara og arbeitt verður í løtuni við at gera undirvísingartilfar til miðnámsskúlar heimasíður og annað so hetta kemur øgiligani illa við at fara inn og og skerja akkurát hesa nevndina familjufyrisitingin er skorin við tvey hundrað og hálvtrýss túsund krónum og tað haldi eg er tað kann fáa avleiðingar fyri ta lógina sum akkurát er samtykt í løgtinginum nú við framtíðarfullrúð sum sum familjufyrisitirign skal taka sær av so tí tí vóni eg atat mann tekur hædd fyri tí eisini millum aðru og triðju viðgerð so er tað ráðgeving fyri føroyingar uttanlands hær tekur mann hálvtrýss túsund krónur av og barnaverndarstovurnar verðaskornar við fimm hundrað túsund og hava teg hug at í løtuni eru hundrað og tjúgu umsorgaranar yvirtikin børn í føroyum so er tað neppað har ið mann eigur at fara inn og skerja eitt øki sum liggur mær á hjartað sum eg eri ómetaligan kedd av at mann hevur skorið í tað er felagið barnabata har mann hevur tikið hundrað túsund krónur frá barnabata okur hava roynt ígjøgnum nógv ár at fáa nakrar eyka krónur til barnabata sum ger eitt fantastiskt arbeiði serliga tú og er ráðgevingin hevur t mongum børnum í føroyum sum hava verið í truplum umstøðum og sum og sum hava havt eina eina linju at venda seg til í teirra neyðstøðu eitt sum eg kundi hugsað mær ati at landsstýriskvinnan kanska svaraði upp á tað er hvat fer avleiðingar tað er fimm milliónir krónurnar fáa fyri at mann fer inn og sker trivnaðartænasturnar tað er ein nokk so stór skerjing í í trivnaðartænastunum og ikki minst og til allarsíðst so er tað tær sekstan milliónirnar til landssjúkrahúsið eg haldi sera óheppið atat mann ikki hevur havt bæði landsstýrismannin og leiðsluna á landssjúkrahúsinum inni og spurt hvat fer avleiðingar tað fer so tað vóni at atfíggjarnevndin ger ímillum aðru og triðju viðgerð nú ljóðar eit øgiliga negativt ta heila jeg halda yvirskipa at fíggjarnevndinher gjørt eitt fantastiskt arbeiði men her eru nakrar játtanir sum eg haldi pína lítið sindur og eg vóni at mann kann gera onkra jústering

ein viðmerking frá erhardi joensen ger so væl takk fyri tú frá forkvøðuna til tað fyrsta sum andur góðlussin nevndi hetta her við vissit fara í lands og jarðið fíggjarnevndin rækjinali aftanfyri er at fíggjarnevndin ser tað sum ein stóran stoktkláss fyri yvirhøvur at hava føroyska ferðavinnu í framtíðini vist ikki tað verður funnin ein semja ímillum partarnar viðvíkjandi gongd í haga tí var á nationali aftanfyri at geva jarðir eini tosa av av pengum sum teir kundu hava eitt siglutari ætt so teir kundu samráða seg fram til eina loysn á gongd í hagatað var ikki fyri at skerja vistir tvær eiland tað var meira fyri at fáa eina semju ímillum partarnar tað var líka sum rationalið aftanfyri og vistir tvær eiland er kanska ein av teimum stovnum sum gjørt tað mest fantastiska arbeiðið í føroyskari vinnusøgu yvirhøvur

takk annikolsen ger sovælja takk fyri frú forkvinna ja tað gleðir meg at erhard joensen sigur at tað ikki ein beinleiðis samanhangur ímillum hasi tingini at mann tekur frá vsefa einlend og flytar tað yvir á áóalsfelagi og bóndafelagi og eg eri samd við erhard jacobsen í at tað málið er alneyðugt at fáa loyst gongd í haga er ein ein knútur í okkara ferðavinna at mann ikki fær loyst tann tann problematikkin so sjálvandi skal hann loysast men eg haldi framvegis at tað er øgiligani óheppi at mann fer inn og tekur fimm hundrað túsund krónur frá einum felagsskapi sum veruligani hevur givið ferðavinnunui beinagagáu sum hevur givið ferðavinnu í føroyum eitt litt og ikki minst í føroyska samfelagnum sum er komin í dengrát á alheimskortið og tey hava gjørt eitt megnar arbeiði at promovera føroyar og tað kann slett ikki undirmetast tað arbeiðið sum viset fara á eilenn ger so eg vóni uttan at mann tekur pengarnar frá hinum felagsskapinumen at mann finnur hasa játtanina á
koyr uppá aftur til viðsøtvær og einað
eygun samuelsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg eri púra samd við anniku olsen í nógv av tí sum hon segði um vælferðarøkini visti eg ikki farið skeiv so fór ein annar av flokkunum til val upp á familjuna og hin fór til val upp á viðgerðartrygd og so skerjir mann teir tveir stórar fær stórar upphæddir frá teimum mest vitalu vælferðarøkunum aftaná at at fíggjarlógin er komið niðan og man bara tekur tað við einum pleniklippara so tekur mann tey tølini av tað haldi eg ikki er eitt serliga gott signal og tað hangur í hvørnfalli ikki saman við tí sum mann segði seg at vilja at mann so harafturat eisini tekur av til kvinnun í kvinnur í politikki ella javnstøðug arbeiði tað kanska talar kanska eitt sindur fyri seg sjálvan
takk fyri
anikaolsen gersuvæja takk fyri ja lati byrja við tað síðsta fyrst eg vænti ikki at mann hevði skorið trý hundrað túsund og javnstøðunevndin vist ein kvinna sæt í meirilutanum í fíggjarnevndini men men lat tað fara eg haldi bara yvirskipað at tað er øgiliga nógvar játtanir sum erusum pína nokk so nógv hálvtrýss túsund har og hundrað túsund har og tað man fer inn og sker á tí htfelagið altso tað eru øgiliga nógvarv játtanim sum skapa for nógv óráðð ur staðin framan tekur eitt tak onkrastaðni í staðin fyriat fara inn og pylka við alla felagsskapur felagsskapur sum hava tað kanska trupult við at fóta seg frammanundan og sum gera et fantastisktsjálvboðið arbeiði men sjálvandi við eitt sindur av hjálp frá løgtinginum og frá fíggjarnevndini við teimum krónum sum teir fáa her frá so tí fellir tað øgiliga tungt hjá hesum felagsskapinum á mann fer inn og og sker hesar játtanirnar og eg vóni veruligani ikki at tað stóra høggið mann hevur gjørt í trivnaðartænastuni at tað fær nakrar avleiðingar tað hava ar ein øgiliga stór skerjing í trivnaðartænastunum tað saman við teinum
sjúkrahúsinum takk fyri frú forkvinna takk fyri tann næsta røða verður sirið stenberg
tað sum stendur eftir haldi eg tá ið mann hevur lisið hetta broytingaruppskotið tað er at mann er ikki bangin fyr at brúka pengar tað haldi eg má má siga og tá ið mann so hyggur eftir hvønn teir verða brúktir uppá ø so so er tað giliga lítið til til tey sum hava lítið frammanundan og tey sum verða rakt tað eru tey sum eru sjúk o tey sum eru veik og felagsskapur og annað og tey sum fáa burtur úr tað er kanska nøkur sera áhuga mál tá ið tað kemur til hetta er við heilsumálum tá varð formaðurn fíggjarnevndini her uppi og segði at mann hevði virkuliga grundliga umhugsað og viðgjørt ta skerjingina sum mann gjørdi av landsjúgrahúsinum og tað ljóðari mær ótrúligt at mann at mann sskerjur við seytjan milliónum ella sekstan miliónum aftaná eina grundig umhugsan og fimm minuttir aftaná seman í á facebook at landstýrismaðurin veit ikki av tí altso eg vildi trúð at landstýrismaðurin veit eitt lítsindur meira um akkurát tað enn gjanevndarlimirnar og við seg ikki so tá teirra uppgáva at fáa fatur í tí vitanini so tað er óamannaverk at skerja landssjúkrahúsið við við sekstan milliónum tað er eisini óamannaverk at skelja skerja klakska sjúkrahús og suðuroya sjúkrahús og tað líkist heldur ongum at skerja kommunulæknarskipanina øh okur vita hvussu trupult er at fáa fatur í kommunulæknin og mann hevur lovað at seta fleiri kommunulæknar til fólkataliir hækkað og tað skula verða nýggjar viðtalur skulu setast á stovn og allíkavæl velur mann at skerja kommunulæknaskipanina tað fari eg ongantíð at taka undir mann hú tosað nógv um viðgerðartrygd og verður samdur um tað í løgtinginum øh allíkavæl vita okum tað at tað gongur illa á summum økjum sjálvtum tað gongur gott á nøkrum økjum men serliga barnasjúklatræðin hevur hevur gingið stak illa og býlistarnir bara hekka tað verður gjørt eitt stórt arbeiði seinni áðrenn eg varð regroterað fleiri serlæknar og við at menna nýggj øgjir og hava fleiri viðgerðir í føroyum og tað kann sjálvandi ikki halda fram visi mann ætlar at skerja raksturin tað stendur eisini í viðmerkingunum til uppskotið at mann fer at mann mann biður eisini landstýrismanninum fara og finna út av at leggja brúkaragjøld á koronukanningarnar altso eitt er tað at fólk betala tá ið tey koma til landið ferðafólk tað haldi eg okur hava verið samd um her inni men tá ið tú skalt leggja brúkaragjøld á tær vanligu kanningarnar og tú veit at tú at tú eru í einari periotu har smittan spjaðist so sigur tað seg sjálvt at tað vera nógv sum ikki fara at blíva kannaðir so tað tað haldi eg má má hugsa um æ eg haldi ati tað var rætt at okur raðfesti heilsuverkið í seinastu samgongu tá ið okur tóku við í fimtan tá var tað niðurpýnt tá vórðu nógv starvsfólkatalið varð lækkað munandi og tað bleiv sett nógv til fyri at fáa vent í gongdini og alt løgtingið stóð aftan fyri tað mann fekk sett eina røð av nýggjum starvsfólkum og rekroterað fleiri serlæknar og og gjørt ymiskar skipanir sum kopu u og alt tað fyri at fáa fólk at vera í føroyum men nú smekkar mann bremsuna í aftur og tað kann sjálvandi ikki annað enn hava stóra ávirkan vist tú skal skerja sekstan milliónir so tað taka okur ikki undir við e tað er gott at mann hevur tikið ítróttaháskúlan við og tað er gott at mann tikið suðuroyartunnilin við ogtað r gott at mann hevur reabiliteringina við eingin ivi um tað tá ið tað kemur til samferðslupakkan sum eg haldi kloyvir tjóðina tí at mann e vil frátaka tunnilsskjøldini í nøkrum økjum og mann vil hækka farmakostnaðin til við smyrli tað er bara ein sum kann betala fyri tað og tað er kundin vifarmaprísurin fer upp eitt er tað at at virkini skulu betala meir men øll vara sum sum verður brúkt í suðuroynni verður verður tilflutt næstan alt so at sjálvandi verður tað eisini kostnaðarstøð sum kemur at merkjast og tað fer at verða dýrari at liva so tað gongur ikki taka undir við og eg kann heldur ikki fáa inn í mítt hødd at bæði borgarstjórin í tvøroyrar kommunu og varaborgarstjórin í vágskommununi kunna vera partur av eini semju sum setir suðuroygna so langt aftur út so kann tað gott vera at tað kemur eitt farmaskip ter fínt tað er øll glað fyri hattað fer nokk eingin at vera ímóti men tú kann ikki áleggja bara einum øki at betala og hini ikki skula betala tað tað kemur ikki at at hanga saman og eg haldi heldur ikki ata her við at gera strandferslan alment partafelag fer at vera tað sum bjargar nøkrum og sjálvandi manglar tað eisini hetther við endurnýggja strandfaraflotan tað er ein játtan sum eg undrist á sum er rættiliga stór næstan tríggjar miliónir sum er komið á og tað er til eitt nýtt viðgerðartilboð til

okur hava tríggjr stovnar í løtuni og okur hava samtykt at okur klu seta faklig krøv til stovnarnar teir arbeiða í løtuni við at fáa útbúgva sínir starvsfólk og og fólk arbeiða við at fáa sett útbúgvingar í verk í føroyum og tey hava ringt við at fáa pengar tyli at fáa einki hesar fíggjarlógini tey hava fingið te tey seinastu árini tað rætt men mann ger einki við at menna okkra egnu stovnar men mann tekur ein útlendskan stovn inn og biður hann beinleiðis fara út og veita viðgerð í føroyska samfelagnum tað haldi eg ikki er í ordan yvir fyri teimum stovnum sum okur hava eg haldi mnn má fáa teir stovnarnar virka ordiligt og fáa tey tær góðkenningarnar sum tey hava liggjandi sum ikki er komin upp á pláss enn í ordan og vist tað snýr seg um pengar sum so má mann játta pengar eisini til at útbúgva fólk tí hetta er altso sjúkuviðgerð sum verður latin upp í hendurnar á fólki og tað má verða kvalifiserað tað sum fer fer fram
kom á teimum stovnunum er ja ellars so eru skerjingar á barnabata familjufyrisitingini javnstøðunevndini barnaverndarstovuni og barnaverndarstovnum og nú á tíðum farin tíverri takk fyri takk fyri tvær viðmerkingar tann fyrsta frá beintum
tú løvi jacobsen ger so væl nei ja siru stenberg son landsstýriskvinna í heilsumálanum hon fekk rættiliga nógv av skafti og fekk skaffað nógvar pengar afturat til heilsuverkið ikki minst so tað haldi hon eigur síni heiðurfyri men eg hugsaði at spyrja siri stenberg hvat hon heldur um hetta her siginalið sum samgongan sendir vit hava øll tosað vð esir heilsustarvsfólkini sum hava staðið á odda við við heilsuverkinum og nú fáa vit teygu at vita at nú skulu tey spara so eg hugsaði at spyrja sirustenberg vit í tjóðveldinum vit hava stríðst rættiliga nógv fyri t hava fingið fleiri at útbúgva seg innan til dømis sjúkrarøktarfrøði hvat fer tað at merkja at samgongan nú ætlar bara at skerja heilsuverkið við
ja tilsamans á einir seytjan milliónir takk fyri siri stenberg ger so væl
og gera tað serliga aftraktivt at arbeiða innanfyri seg úr oyggjuni og tað fer sjálvandi eisini at betýða tað at kemur tú ikki at hækka tú ikki játtanina aftur so betýðir tað at tað blíva longri bíðilistar ella má tað blíva uppsøgnar tað er ikki nógv annað at gera við enn tað og eg haldi at tað er eitt undarlotssignal ið sum at tonkja upp á tey sum hava arbeitt á til dømis av almannarverkinum á stovnum har klaksvíkar sjúkrahúsið suðuroyar sjúkrahúsið leingeskúrinum heøðilig starvsstovn í øllum tey støðini øll tey sum hava staðið í fremstu røð og sum hava móttikið allar sær rósurnar dag og dagliga um hvussu fantastiskan innsats tey gerandishekjurnar hava gjørt tey fáa nú eg veit ikki mann kann siga knívið riggjan men
ment er tað ikki takk fyri takk eykun samuen
s ger so væl na eru púra samdý ceristembar tað sum hon sigur um skerjingar bæði í sjúkrahúsverkinum og kommunulæknaskipani og so víðari men tað sum eg haldi vera so løgið tað er tað at fyrstfyrstu árini hevur mann hevur ikki hoyrt annað enn frá samgonguni enn hvussu nógv tag hava raðfest heilsuverkið hvussu nógvir pengar afturat til heilsuverkið er nógv meir enn undanfarna samgonga og so víðari hava tey ført fram so kemur mann knappliga við einum hgi og tekur sekstan milliónir burturav aftan á at mann hevur staðið í ti man siga í eldinum í korona og verið røstur upp til skýggini nú sigur eg sjálv umsiti sigur stembara sjálv umsitað í heilsuverki hvat vildi hon sagt ein eini ein skerjing pá sekstan milliónir í einum hgi líka sum hevur fyri avleiðingar og hvussu kann mann stýra teiman fyrst far og so missir og so kanska fara
á aftur takk fyri
takk siristenberg ger so væl takk fyri eygun samulsen takk frú forkvina ja tað er hvørfalt øgiliga trupult at vera leiðslað tí visti tú skal undir undir uppsagnir so hevur tú øgiliga langa uppsagnartíð og tað mást tú vita langa tíð frammanundan og tú más leggja virksemið til rættu so tað verður øgiliga trupult so allarhelst síggi eg heldur fyri mær tað at tað vera nógv nógv longri bíðilistar og kanska seturnarstúkkur ella eitlans okkurt má er hvørfall henda tí tú hevu ikki loyvi til ikki at at reagera men hetta er eitt dømi um hvussu skjótt er at bróta niður okur hava brúkt kanska seks sjey ár hevur mann brúkt upp á at raðfesta heilsuverkið tí tað var niðurbýnt árið men tey síðstu árini hevur mann virkuliga tikið tik á seg og roynt at gjørt nakað og øll avstaðið aftan fyri tað tað hevu ikki verið ein einasta atkvøðumótir her inni í nakrantíð tí øll ynskja eitt gott og trygt heilsuverk men nú tekur mann knappliga og smekkað bremstar í uttanum landsstýrisfól
óki tað er tað sum eg heldur ikki skilji tann næsti røða verður heðin zachariasen ger so væl
til viggerar er sjálvandi fíggjarlógin fyri ella aðru viðgerð á fíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu og nú hava hevur tað verið øgiliga nógv sagt um hesir ymisku postarnar og hvat er uppraðfest og hvat er niðuraðfest vit kunnu hvussur staðfesta tað at

frá frá fíggjarnevndini so er ikki ringt at síggja hvar ið tey koma frá og hvar tær uppraðfestingarnar verða gjørdar og tað kann sjálvandi vera gott hjá teimum sum nú ei afer er ein partur av tí meni men vit kunnu hvussur staðfesta at tann fíggjarlógin sum vit nú diskutera hon hevur eftir mínum tykki nakað sum eg haldi ikki eri eg haldi eg haldi lítið um at mann selur burturav okunum fer síðani at koyra teir tann tann partin av søluni inn í rakstur tað er ikki nakar tað er eftir mínum tykki ikki ein góður fíggjapolitikkur at gera tað og eitt er tað at mann velur at selja nøkur ting ella privatiserað nøkur ting tað taki eg fult undir við men tað haldi eg teir pengarnir eiga at verða brúktur til at gera íløgur í samfelagnum ella verða sett til síðus ikki at mann selur fyri síðani at koyra úta útil raksturin eitt annað sum eg haldi er øgiliga áhugavert eisini tað er tað at vit hava hoyrt um at raksturin hevur verið alt alt ív stórur í hesi her tvey hálvtryðji árini og tað eri eg púra samdur um at tað hevur hann verið men nú prøvar mann í fíggjarnevndini at taka nøkur ting burturav mann royna at taka eitt sindur av vøkstrinum og tað er ein øgiligur tað mann kann sigata er eitt øgilig kvin um tað altso at mann ger tað og lat meg siga hatta beinanvegin at sjálvandi skulu vit hava eina skipan sum tekur sær av okkara borgarum tá ið vit tosa um heilsuverk og annað og tað sama almannaverk soleisnar at tey tey fólkini sum hava brúk fyri tí fáa ta neyðugu hjálpinum sum er neyðug men sum politikari mást tú kunna seta spurningar um hvussu tú brúkar hesar pengarnar sum tú játtar inn í eina skipan altso hvat verða pengarnir brúktir til altso vist tú visti tú uppraðfestir nøkur ting so mást tú kunna forlanga tað av teimum leiðaruum og teimum fólkunum sum eru við á hesum ymiskum stovnunum og stýra at tey kunna koma við eina frágreiðing um hvar ið pengarnir verða brúktir at so verða tað brúktur úti hjá fólkinum ella verða brúktir uppi í systemunum ella hvussu raðfestirmann at brúka sær pengarnar tað haldi at mann hevur krav upp á sum politikari og eg haldi eisini at at eg eri faktiskt samdur í tí at attað burdi kanska verið gjørt eitt størri arbeiði áðrenn tað kom í fíggjarnevndina tí tað er eingin ivi um tað at vist tú art á leiðari óansæg hvar tú ert visti tú ikki sum leiðari vísir í verki tað at til dømis at vøksturin skal ikki vera hægri enn ei vist so spolar hann bara uppeftur og tað haldi at mann eigur at kunna krevja av sínum øsínum leiðarum og sínum fólki at tey skulu vera við til at raðfesta og at stýra soleiðisnar at tað er forsvarligt

vit síggja eisini tað at koronukanningarnar hava tikið nokk stóran part avpengunum fyri fyri a ta tíðina sum er farin og tað er sjálvandi nakað sum er neyðugt at gera og hvørtasíðunum og lat okkum vóna at tað er nakað sum sum sum steðgar og ikki heldur áfram men nøkur ting eru neyðug og so haldi eg eisini annað eisini tað er tað at mann plagar at tosa um hetta her ati tá ið tú fært inn og ger skerjingar altso hvt hvørjar upphævdur er tað skal fara eftir sovorntað heilt smáar upphævdur sum hava øgiliga stóran týdning er eitt sindur ófornuftigt at fara inn og og og broyta eg haldi mann eigur at fara meira inn grundleggjandi og hyggja eftir g hvussu raksturin samansettur hvat er tað tú fært fyri pengarnar og hvussu verða hvussu eru hesir pengarnir brúktir teir pengarnir sum eru meiri játtaðir í hesi álvtriðju árini nakað er sjálvandi tiltil í sambandi við at lønir hækka og annað og og o taðtað er ein natúrligur partur og tað kanst tú so sið han tað tað kanst tú taka og føl upp á og tosa um og og og fyri at halda teg til men sum sagt haldi at ja ov síðani visi mnnhyggur eftir íløgunum so so síggja vit sjálvandi tað íløgurnar eru fordeildar ymsastaðni eg kann vussu er fegnast um at tað sindurin sum er komið hjá okkum í norðstreym til dømis tað við einum tunli til vestmannar og at brokka ein veg og og tað sama hetta her við við hvalastevni í áir tað átti mann havt fingið gjárt solaðst mar mann gjørdi eina heildarætlan men stórt sæð haldi eg sjálvur at fíggjarnevndin hevur gjørt eitt gott arbeiði eg ivist onga løtu í at tað koma at verða gjørdar nakrar raðfestingar millum aðru og triðju viðgerð
nú er tíðin farin takk fyri frá fortreðnum takk tað eru fleiri viðmerkingar
far tann fyrsta frá jóhannes joensen ger sovæl takk fyri frú forkvinna jgeri samdurvið nóka tí sum eðins akariasen førdi fram millum anað etaher við at tá mann sskerjir hesa smáu beløpini av hjá ymisku felagsskapinum sum tað kann kanska vera hálvtrýss prosent av teirra rakstri ella ella teirra stuðli tað gevur lítla meining og eigi mann yvirhøvur iki at røra við øog so var tað eisini soleiðis at eg merkti at at hiin sagriasin segði tað at ílegurnar mann sá hvør heði veriðí fíggjarnevndini tað haldi mann sær at vestanfyri norðanfyri í føroyum hava ikki nógv verið tí vussu evur eingin verið í vágunum og og
forstreyma tað veit takk fyri
øh ja takk fyri og takk fyri viðmerkingina ja tað er tað er púra rætt og tað haldi eg eisini at vit kunna generelt siga tað hevur theur verið eisini í síðstu setu sum var tá sóu vit øgiliga lítið av teimum pengunum koma í nevniliga tey økjunum sum jóans joensen vísir á og ein fer ikk illa hvøtt annað ferð væl men eg haldi tað at mann burdi gjørt eitt sindur meir burtur úr at fordeilt íløgurnar og nú síggja vit til dømis at vit hava diskuterað ein ella vit snakkað um á sanferðslupakka g og hann er sjálvandi til viðgerðar og haraver sum hevur sagt tað va harhaldi eg a vit skulu gjara nakrar broytingar og og tað hevur eisini nakað við hvussu struktururin sær út út í samfelagnum so at
eg eri faktiskt bara samdur við viðmerkjaranum takk fyri
takk síðani er tað høgni hoydal ger so vælja frá forkvinnum tá ið eg hevði býtt so má eg bara siga akkurát sum her at tað var sálarbót at hoyra røðuna hjá heðinsøkarriassen øgiliga jarðbundin um hvussu vit hvussu mann kann hava greiða fíggjarstýring hvussu mann raðfestir tá mann fer inn hesar her ymsu handlarnar sum fara fram og ikki minst hetta við at tað kann so ikki góðtakast at vit fíggja eina øktan rakstur við at selja úta av eingangs virðum hjá landinumog tað yvirkir at henni sigur at ræðastan eisini hevur havt sum mál sum borgarstjóri har til teimum stórum hann verður og ikki minst segði hann tað at tú mást hava onkran leiðslu sum stýri tá ið hetta er eitt stýri eitt fíggjan liðugt og tí fara at spyrja henni sigur at ræðastan er kanska meira argandi spurningin hvør er tað sum stýrið í føroyum útá hvør er leiðslan í í
í samgonguni
takk fyri og takk fyri viðmerkingina tað er altso hvør stýri í føroyum tað var leingin ivi um at tað er samgongan sum stýrir í føroyum og so kannmann diskutera hvuhvussu tað er stýrt og sovíðari meni men eg eri púra samdur í tí at eg haldi ati at tá eima selur burtur av nøkrum ognum so haldi eg tað at tað oyman ansa eftir ikki fer inn í rakstur og eitt annað sum eg haldi er rættiliga áhugavert eisini tað er tað at visu vit hyggja eftir hvat vit taka inn í tilfeingisgjaldið og tøkugjaldið fyri tíggju árum síðani so eksisterað hetta ikki tað er so komið inn í skipanina eisini og tað er alt farið út í rakstur alt gott um tað soseði han í í tí stutta løpunum men tann dagin í tað minkar tí tað kemur at vera uppgangandi niðurgangandi tá hevur mann eina veldiga avbjóðing tí er tað soleiðisnar at tað er altíð nevnt at skrúva upp men tað er nógvar ferð ira at verra at skrúva niður
og tað síggja vit undir viðgerðini í øsinum takk fyri
takk síðani er tað pollareynatúgvu ger sovæl ja takk fyri forkvinna ein áhugaverd røða hjá heinsakariasen sum vísti á at hann helt at meirilutin í fíggjarnevndini dugdi kumpassna í hvussu varð tað soleiðis at at summi ting endaðu har sum tey skuldu enda í hvussu hjá hjá meirilutanum men hann var nú spurningin um um hetta her við at at raksturin abara durka og durkar uttan mann mann í veruleikanum hevur at svara uppá hví og tað haldi eg sjálvur eg ri samdurinn í teirri eygleiðingini at vit síggja oftani á leiklutini hjá tinginum tað blívur bara symtomviðgera tað var bar ein surnin um at játta pengar til hattar og hattar og ttar hatta ogtað er øgiliga fá sum seta sær spurningatekin hví enda vit her sum vit eru endaðar og tað er kanska tað sum hann vantar av landsstýrisfólkini gera at tey seta tæir røttu spurningarnar og gera tað røttu reformannin soleiðis at vit ikki enda
har sum vit rendaði takk fyri
scariasen gersætakk og takk fyri viðmerkingina og eg kann bara siga ati fyri mær er tað nokk so grundleggjandi tað er nok so grundleggjandi tað at fólk bjóða seg fram til at vera leiðari ella leiða og hvussu leiðir tú eitt eitt hvørt arbeiðspláss ella eina kommunu ella eitt land og sovíðari tað er fyrstu betingasin er tann fíggjarligi loysnurin og vist tú ikki vísir vrifyri tí úti í øllum í allari skipanini og at tú setir spurningar hvussu pengarnir verða brúktir tá blívur tað øgiliga lætt at brúka bara meiri pengar eg sigi ikki atað ikki verður gjørt men tað eigur ein og hvør stornsleiðari at tola at tað verður settir spurningar spurningar við og tað eiga vit sum løgting eisini at bakka upp og siga at jamen vit vilja altso vita hvussu pengarir verða brúktir tá ið tað verða játtaðir og ikki minst tað vað mann játta meirpeng
pengar takk fyri
takk eygun samuelsen ger sovæl takk fyri frú forkvina eg eri púra samd við heðinsacaariasen í nógvum av tí sum hann segði og serliga hetta her við mann sigur hesar smáu upphæddirnar sum mann tekur frá hesum ymisku feløgunum tað er verið øgiliga nógv fokus á tað í dag men mann hevur ikki tosað um hvønn mann gevur til og tað virkar øgiliga løgið at mann til dømis sker fólkaskúlan og so sigur at man játtar til ein bíbilsskúla í nesvík at mann skersker barnabata og játtar til provita og og eitt nýttadiodfelagið tá i tað nú eru í fýraogtjúgu feløg altso tað virkar sum tar ein pleniklippari men tað er eisini líka løgið hvussu mann koyrir uppá aftur vildi eg haldi eg tað er eitt sindur óskilligt egveit ikkihvussu mann hevur gjørt men tað veit intachariasen kanska av góðum grundum held
hedaoyr ikki men tað er eitt sindur undrinarvert
risn gesætakk fyri og takk fyri viðmerkingina eg haldi sjálvur ati faktiskt til akkurát tað í sambandi við viðmerkjarin at eg haldi ht tað er øgilia umráðandi at tað sum mann hevur bygt upp er viktigt at mann ikki brýtur niður aftur alt gott um tað at tú tú kemur við nøkum nýggjum og alt hetta her og tað er sjálvandi eitt partur av politikki tað at tú raðfestir nøkur ting at tú settir økur nøkur nýggj ting á stovn men tað er væl eisini øgiliga umráðandi at tá ið mann ger tað at so fær mann ikki at ella at niðurraðfesta ella oyðileggja nakað sum annars virkar ið er gott tá ald tað haldi eg eri a øgiliga umráðandi og so má mann taka hin partin og siga hetta ynskja vit og hvussu taka vit og fíggja tann partin heldur enn bara at taka tað og so bara sera tað burtur av eina rúgva av øðrum tingum hvar ið kanska tað sum virkar væl kemur at virka verri
takk fyri
ja so er tað annika olsen ger souvæl ja takk fyri harra formaður ja eg vil eisini takka heðinsagariasen fyri eina øgiliga góða røðu har hann tekur líkasum tað yvirskipaða í okkara búskapi til til viðgerðar og tað er eingin ivi um at tað er rætt at fara inn og tálma útreiðsluna fyri at fáa fyri at fáa stýr á búskapinum hjá okkum tí at mann heldur tað at trøini vaksa inn í himmaldina so nú hevur mann havt ein hákonjuktor í so nógv ár upp á eittlana týspunkt so fer tað at raka men mín spurningur til heðinsachariasen er hvat hann heldur um at mann sker smáar felagsskapir sum barnabata og ráðgevingina uttanlands fyri føroyingar við hálvtrýss túsund krónum altso hesa smáu upphæddirnar sum pína kanska nógv meira enn gott er í staðin fyri at mann tekur títt stóru yvirskiti
eg fái linjurnar
ja takk fyri og takk fyri viðmerkingina tað er tað tað er øgiliga grundleggjandi haldi eg atat tað eigi mann eg plaiv mann plagar at siga tað at visti tú skalt fáa tær óneyðugt óneyvan larm rundan um teg sjálvan hatta er tað sum tað ger staðin fyri at mann sigur um líkasum letur hasi tingini vera so fer mann kanska eitt sindur grundleggjandi inn eftir og sigur hvørji ting er tað men vit vit nú hoyra vit eisini sjálvandi tað at har sum størri upphæddur verða verða tiknar at tað er mann heldur ikki nøgdur við tí haldi eg at tað er øgiliga umráðandi at sovorðnir stovnar sum arbeiða nemliga smáir stovnar sum arbeiða nokk so nógv frívild arbeiða og sovíðari og hava eina lítla upphaftur forvegin eg haldi tað e øgiliga umráðandi at mann at mann heldur fast upp á tað til hin partin ati í sambandi við tað fíggjarliga tað er øgiliga nevnt at fara út og bara at fáa broytta við at fáa nakrar inntøkur takið er at fáa útreiðslurnar at ikki at vaksa meira enn neyðugt ella enn tað sum mann kann kann kann kann kann klára at at taka ímóti
og at klára at fíggja takk fyri ja takk
næsti røðari edvar jacobsen ger sovæ takk fyri harra formaður tað hevur longu verið ein áhugaverd viðgerð av fíggjarlógini og mann má siga at tá ið man ikki er sjálvur í fíggjarnevndini so var tað tað dimma kvøld áðrenn mann sá hvat ið ið broytingar vóru frá tí hatta at fíggjarlógin var til fyrsta viðgerð og tað vóru rættiliga nógvar broytingar tað tað má mann so heilsa og siga nógvar síður tað er tað jú hvørja ferð men tá ið mann fast við fígging og fastu fíggjarlóg so veit mann á sama máta sum í sín egna húsarhaldi sum eg segði í áðni ár afturi at ein króna er brúkt tá mann hevur brúkt eina krónu so hevur mann brúkt hana tað er so einkult við tað men men eg hugsaði bara at tá ið eg sat lasa tað í gjárkvøldið at at tað var ómindiliga nógvar eisini nógvar sovornar piklu tela játtanir sum mann sker av kanska hálvtrýss túsund her og og hundrað har sum sum vit minnast eisini í sambandi við tá vit tosa um hjálparpakkar og vóru inni á eitsumforskelligu økinum hvussu nógv sovorðna smáar upphæddir kunnu gera mun úti í arbeiði við kanska tá mann arbeiðir við fyribyrging og arbeiðir úti í økinum og so var tað nøkur tøl sumfalli mær fyri brósti oeg eg fegnast bara um tá ið tá ið eg fór í songar at hetta var ein onnur viðgerð tað má eg siga tí tí at mann er ikki partur av fíggjarnevndini sum mann velur at hyggja efir hesum her og tí hevur mann tríggjar viðgerðir visti tað er soleiðis at mann meti tað at mann kann broyta okkurt ella at øll ghar var tað millum annað landssjúkrahúsið til dømis og og almannaverki har har skar mann seks milliónir í í trivnaðartænastum og so er eisini aðrar smáar niðurskerjingar men tá seti eg spurnartekin við hvat viðførir tí at sjálvandi kann mann gott nú eri eg partur av av einum kommunu eisini vit hava sitið in og leingi í gjár fíggjarlóg ghar segði mann so at raksturin skuldi vaksa við tvey orndran hálvum prosenti og tað er so nakað sum mann og so royni mann at koyra aftur og fram innan fyri tað og og hyggur eftir hvat ber til og hvat tað ikki ber til men og sekstan milliónir tað ljóðar ógvusligt og tvey hundrað túsund til klaksíkar sjúkrahús og tvey hundrað til suðuroyarsjúkrahús hetta er øgiliga stór tøl sum sum mann velur at siga nú eg fór anna seraði tølini eit lítið sindur tí at hækkanin er manman tann tann økingin er eru tólv milliónir altso økingin er minni enn bara koronakanningarnar fyri fyrsta fyrsta hvardal í í komandi ári so tað sigur seg sjálvt at tað gevur broytingar og tí havi eg vónið at mann kann brúka nakrar tímar í morgin at fáa lýst tað hvat hevur mann brúkt til landssjúrahúsið og hvat betíðir tað vissi mann tekur og sker alt tíðt hær niður eg síggi eisiniinnan fólkaskúlan har læknar mann nám við seksundrað hálvtrýss túsund og og fólkaskúlan annars við trý hundrað túsund tað sum eg gleðist um av ymiskum tað er tað at mann hevur valt at økja við fimm milliónum til útbyggingina av miðnámskúlan í kambsdali tí tað var væl líka sum uppsteðgur komin í mann visti ikki ordiliga hvønn veg tað bar men mann er klárur at fara í gongd og at mann kann fara í gongd við tað mann sú valt at økja blákross við teirra arbeiði við trý hundrað túsund og tað haldið er ordiliga gott og so velur mann at fara at arbeiða meira miðvíst við eini reabilitering og reabiliterings depil summan fær samlað tænasturnar soleiðis at fólk ikki ska renna í fleiri støð tá tey skulu hava hava tænastur frá tí almenna so tað er eisini gott at fáa fáa tað meira lýst hvat tað inni ber og tað er so hevur mann í hesum førum valt at hyggja upp á mentanarhúsið í fuglafirði við trý hundrað túsund og tá er tí at tey hava lýst tað at tey gera ótrúliga nógv arbeiði sum er landsfevnandi tey hava havt nógvar konfiransir og ov nógv sum hevur dekkað alt landið so tað er gott at mann hevur líkasum hugt eftir tí og tikið tað við men eg haldi sjálv at tað er ordiliga gott at vit nú fara a hyggja ímillum millum aðru og triðju viðgerð um hvat ávirkan altíð tær hevur eitt annað tal sum eg hugdi eftir tað var tað at mann lækkar kommunulæknaskipanina við trý hundrað túsund um an veit at tað er stórt pressað á at fáa fleiri kommunulæknar og landsstýrismaðurin hevur roynt at fingið pening inn á ta økið soleiðis at mann kann fáa setti fleiri starv har so tað vóni at tað talið kannmann eisini fara inn og kikka uppá so ati nei so er tað nokk so nógvar aðrar íløgur sum komnar inn tíðin hon gongur ordiliga skjótt so at hon fer at renna undan men altíð alt so hevur tað verið ein eini ein góð viðgerð og eg vóni at vit fáa nakrar broytingar millum aðru triðju viðgerð sum gera tað at nú snakkar mann at skerja men er eitt sindur áhugaverd tøl at eisini hyggja eftir hvussu nógv eru hesi økini váksin tey seinastu árini tí at tað er eisini tað at mann hevur nakað hví skerji mann er tað váksin nógv ella vóru so lítið tað er eisini áhogvert at síggja tað men tað koma vit alt at hyggja nærri uppá til vit koma til triðju viðgerð og tað er púra man hyggja væl eftir bæði innan fyri almannaverkið heilsuverkið og innan fyri skúlaverki tí tað er okkara sárbarasa borgara sum eru fevnd av hesum økinum og tað má ikki bara blíva til tað at tað er ein niðurraðfesting sum mán bara sær ein rokniarki tí heta er menniskjur aftan fyri hvørt pappír
takk fyri
ja takk fyri so fær liviðmerking takk fyria formaður ja edva jacobsen var inniá hesona hervið vøkstrinum á fíggjarlógini hvussu hvussu hon er vaksin tað seinastu árini og tað er klárt at tað eru tøl aftanfyri tann vøkstrin millum annað vóru vit jú samd um tað var eitt vælyfti hjá øllum trimum flokkunum sum nú sita í stjórn at fólkapensjónin skuldi fáa tað upp á aftur í grundarupphædd sum undanfarna samgongu hevði tikið av umframt tað vit hava gjørt aðrar broytingar og tann vøkstrin hevur verið hundrað og seksogtjúgu milliónir og harafturat hava vit eisini økt játtanina eina einstaka játtan til landssjúkrahúsið við hundrað og seksogtjúgu milliónum og bara tey tølini tað gevur tvey hundra og hálvtrýss milliónum av tí sanliga vøkstrum so tað er klárt at vit vit hava verið samd um at vit skulu betra um vælferðartænasturnar og vit skulu halda nøkur av teimum vælyftunum sum vóru

takk fyri harra formaður púra samdur tí sum biljur stinussen kom inn á tí vit settu okkum okur átøk fyri og tað var eisini soleiðis at vit vildu halda fast við at vit nú skuldu byrja at prísavsigla persónar tað er ikki gjørt síðani í fjúrtan so er tað tað um mann heldur tað tað er at fegnast um tað er sum at særa upp á tingini øll onnur í samfelagnum tey vaksa í og hava lønarhækkan hvørt ár men pensjonistarnir teir okkum hava eitt frystur líka sína fjúrtan men soleiðis kann ein samgongur eisini arbeiða við at fáa yvirskot tað er bara tað at hendan samgongan vil eisini raðfesta tey eldru og lata tey fáa lønarhækkan tað sama sum onnur so mann kann eisini velja at skerja koyra tað út í aðrar tænastur tey gjørdu mann pensjónu undanfarna samgongu mann lækkaði pensjónina og koyrdi tað út útum landskassan men so skal mann eisini fáa kabalina at ganga upp eg haldi bara ikki tað er so virðiligt fyri okkara eldri borgarum so eg fegnist um nøkrum átøkum sum vit hava gjørt rokniartin er taknevnilig tey kunnu bara ikki altíð brúka
brúkast takk fyri harra formaður ja takk so er tað hervur
ja eg ætlaði at byrja við ati siga at eg gleðist um at uppskotið sum tjóðveldið hevði herfyri um at hækka neyðjáttina við trimum miliónum at tað hevur borið frukt og at játtanin nú á fíggjarlógini fer at økjast í komandi ár aftan á at hon hevur verið skerd og staðið í stað í hesum samgonguskeiðnum eg fegnist eisini um at ein flokkur av sjúkrarøktarfrøðingum verður tikin upp soleis at vit kunnu útbúgva fleiri sjúkrarøktarfrøðingar eg sakni at samgongan eisini raðfestir ein flokk av námsfrøðingum tað hevur stóran týdning soleiðis at okkara dagskovnaøki kann vera ein n nøktandi støði umframt at vit eisini noyðast at raðfesta heilsuskúlan í hovi við broytingaruppskotinum sum meirilutin í í fíggjarnevndini kom við so verður ein røð av sparingum gjørd ela gjørdar samgongan hon fer eftir landssjúkrahúsinum og sjúkrahúsverkunum sum heild hon fer eftir gransking granskingarsetrin og granskingaráðnum granskingargrunnunum frá eftir umhvørvisátøkum hon fer eisini eftir javnstøðumálum javnstøðumál skul skerast við trý hundrað túsund krónum eg veit ikk um tað eg egveit ikki so sjokera um tað men men tað fer hon so men samgongan samgongan gevur øgiliga nógvar s smáar skerjingar sum eg haldi eri er so undarligar samgongan skerjir barnabata við hundrað túsund krónum hundrað túsund krónum altso hvat hvat hugsar mann fyri sær ein so lítil upphædd sum ger øgiliga stóran mun fyri barnabata so ferr mann eftir eina sovorðna harð upphædd og við skerjingunum sum mann nú gera í í heilsuverkinum so kann vandin vera fyri hópuppssagnim á landssjúkrahúsinum ella í heilsuverkinum sum heild í sman sho hugsa ær at nú fara at útbúgva fleiri sjúkrarøktarfrøðingar tí at vit hava tørv á fleiri starvsfólkum so kann mann samstundis eisini vænta hótbópssagnir um vit hyggja eftir føroyska samfelagnum so er tað nógv øki har ið ávaringarklokkurnar eiga at fara í gongd vælferðartænasturnar ella vælferðartænastur standa til at smokka vit mangla starvsfólk í vælferðini vit hava trupult við at fasthalda starvsfólkum vit útbúgva og fá lønirnir ov lág og umstøðurnar eru alt óvánaligar um vit ikki megna at lofta hesum at lyfta eitt upp á eitt nøktandi støði so fer tað at ganga út yvir alt samfelagið út yvir allan arbeiðsmarknaðin og tí haldi eg at vit eiga at seta okkum saman soleis at vi kunnu fáa eina varandi loysn og eina betring á hesum økinum so is a vit komandi árini ikki koma at uppliva eina smákking av okkara vælferðarsamfelag vist mann so eisini hyggur eftir í mun til at mann eisini fer at skerja barnabata ogso víðari so hava vit hoyrt í síðstini at tað eru fleiri fólk sum liva í fátækra vága tí at húsaleiðan ja upplivað fleiri fólk glivið fátækváa tí at húsaleiðin fer við so stóram partur av tær inntøkum vit uppliva fólk søkja um jólahjálp hóastar inntøka ikki gera tey at at at tey eru í fátøkarvága men eisini tí at leiðugjald fara fyri so nógv nógv stórun partur av tæra inntøku at tey mugu søkja jólahjálp broytingarnarsumvórðu gjørdir í bústaðum sum henda samgongan gjørt í bústøðum hon hevur við sær at leiðugjaldið fer at hækka tað bleiv gjørt rættiliga greitt tá ið vit høvdu hoyringarnar í trivnaðarnevndini og tí haldi eg at vit eisini standa við einum øgiliga stórum trupulleika har ið føroya verður et samfelag fyri tey fáu ríku og ikki fyri tey sum eru á niðastu rók vist mann so fer yvir til eitt annað øki sum liggur mær øgiliga nær umhvørvi og veðurlagsbroytingar so segði løgmaður fyri í útvarp fyri tí síðani grøna umleggingin var eitt mál sum samgongan hevði avgreitt tað vita vit nokk øll ikki passar men tað er kanska orsøkin til at samgongan nú aftur fer at spara umhvørvisstovuni á játtani til umhvørvisátøkat man noyðist seg játta pengar til nakað sum longu er avgreitt men enn er eingi náttúrumargfeldslóg komin í tingi enn er eingin veðurlagspolitikk er komin í tingi so mann kann ivast í um nakrar ambittiónir eru á hesum økinum yvirhøvur tíðin fer at renna undan men eg ætli at enda við ati fíggjarstýringin hjá hesari samgonguni er veri út á lagið síðan hon tók við og eg skilji ikki at ein flokkur sum fólkaflokkurin sum sigur seg vera ein loysingarflokkan fullveltdsflokk ikki hevur størri ábyrgd ella tekur stóri ábyrgd av fíggjarstýringini tá ið tað eisini átli at vera ein flokkur sum ynskja at skerja blokkin ol sum vil at vit klára okkum sjálvi so eg haldi tað er øgiliga
harmiligt takk fyri ja so er tað nakrar
vimerkingar bjørt samelsen takk fyri ja mann leggur sjálvandi beinan merkir til ati at ein felagsskap sum barnabati er skorin við hundrað túsund meðan at felagsskapur sum provida hevur fingið eina hækking um hundrað túsund og so kann mann so spyrja hvørji politiskt signal skal mann síggja í tí eg haldi somuleiðis tá man hyggur ígjøgnum hvat tað er fyri stovnar at til dømis okkara sjóverjuskip altso okkara eftirlit á sjónum sum vit vita manglar resursur tað er eisini skorið hví tað altso tað er slett eingini orilig forkláring sum fylgir eg havi víst á fyrr í dag man í skorið nokk so harðliga ein stovnsum heilsufrøiga starvsstovuna er tað okkurt slag av revsing fyri okkurt at so tey hava arbeitt dag av nátt og verið við saman við heilsuverkinum og almannaverkjunum a borið okkum ígjøgnum koronakreppuna mín niðurstøða er atmeirilutin í fíggjarnevndini roynir at binda fyri tí fullkomiliga ótálmaða rakstrarvøkstrinum sum hevur verið og tí koma tey at gera stóran skaða tí sjálvandi ber tað ikki til hjá teimum at gera hatta ein
skila
harvør poulsetur takk fyri tað er tað er kann eg íminna mær ringt at skula stýra einum landi og stýra fíggjarpolitikkinum tá mann onga kols vil seta út mann veit ikki hvat mann vil komandi árini so tað er alla tína lappalásnir mann lappalásnir og nú roynir so fíggjarnevndin at binda fyri tí ábyrgdareysi fíggjarsýngin verður seinastu tvey árini men tað ger tað faktiskt bara enn verri tí mann fer eftir sovorðnum smáum økjum sum sum hava øgiliga ringt við at missa tær pengarnar til at missa nú í mun til at mann skerjir barnabata men hækkar játtanina til prúvita so hava vit eina alborðsráðgeving í gygna sum eg haldi átti at verið preterað hægri so og mann átti at tikið pengarnar
kann eg frápróvita og givi tað yvir til barnabata
so er tað beinta lovið ger su væl ja takk fyriharaformaður ja hervur posdettir honum tosar um um fíggjarliga kós men eg hugsi at spyrja hervør posdóttir hvør heldur hon at grønakósin er hjá samgonguni út frá hesum
tað var uppskotinum takk
ervur polstótturtakk fyri eina ferð so flentir mann í danmark eftir ati ein borgarligu flokkur hevði sett sær øgiliga stór grøn mál og tað var bara grøn slips mann sær ikki um gongur slips á fremsta bonki so eg veit ikki um nøkur kós er tað er einki leverað hvussu á grøna økinum tað sum er levera er at mann hevur koyrt hybridbilar og plogg inn hybridbilar givið teimum avgjalds lættar sum faktiskt verður útsett at okkara bilapark verður løgd umtil
el enn tíggju ár takk fyri
eini johannesen takk fyri at formaður jenni komu her í post í inn á ymisk ting og vit hava ikki ein barnabata síður samdur akkurát hasum nýggjum men í andlitinum sum andstøða umboðin koma við so eg landa haldi tað er gott tað at mann kanska leggur upp til mann vil gjarna játta seksogndrar túsund krónur matvørubúgvingin í klaksvík men ein sparing tey hava við her beint sum samgongumboðin og særlendskjástur hava ikki hava tað er at mann aftar at lækka miðnámsútbúgvingar sum heild við eina kompagnu fimm milión
stóðir hví mál
ætla tað hrvureg siti ikki í fíggjarnevndini so veit ikki hvør orsøkin er men eg meini at tað eisini er partur av álitunum hjá meirilutanum men eg skal ikki gera meg heiltsega heilt
heit hvat støðan er har takk fyri
brandur sandoy takk fyri harra formaður nú ná eg haldi at hervør poulsen heldur heilt eina røðu har sum hon kom fram við nógvum ósannindum og tí fari eg at spyrja harra hevur poulsen-dóttur bara eitt altso hvussu nógv hevur hendan her samgonga skert játtanina til til til til menningar illa neyðugt neyðugt boð og menningar ja hvussu nógv hvussu nógv er tann játtanin skerd hon hevur betið av
milliónir líka síðani tvey túsund og nítjan níggju millión takk fyri
faktiskt soleiðis at á fyrstu fíggjarlógini hjá hesari samgonguni so broytti fíggjarnevndin játtanina og serdi hana við tvey hundrað túsund krónum sum fór til tað sum eitur mørsi o skips tí tað kundi finna sína verandi játtan tað vil siga mæn serdi játtanina við tvey hundrað túsund nú fer mann so at hækka hana við trimum milliónum tað fegnist eg um tað er eisini tað sum tjóðveldið hevður borið fram
tá vit millum annað hava havt uppskot um tað
billjustinusen takk fyri harra formaður tað bleiv nevnt atmann ger seg inn á játtanina hjá fróðskaparsetrinum um man tosaði um gransking men veruleikin er tann at hendan samgongan hevur hækkað játtanina til fróðskaparsetrið við seksogtjúgu komma trimum milliónum yvir trý ár av teimum hava vit skotið upp at lækka játtanina við tveimum milliónum so framvegis so hevur fróðskaparsetrið frá hesari samgonguni fingið fýraogtjúgu komma tríggjar milliónir aftan á at fíggjarnevndin r tikið tvær milliónir av yvir trý ár so haldi at tað er skeivt at mann bara sigur at mann ger seg inn á játtanina til fróðskaparsetrið
og gransking
hervør posja nú haldi eg at billjustinesen misssitera meg vist hnn roynir at sitera meg við at siga at eg havi sagt mann bara ferð eftir fróðskaparsetrinum t havi eg yvirhøvur ikki sagt jat sagt at mann fer eftir granskingini mann fer eftir granskingarráðnum um at fera eftir granskingargrunninum tí ait broytingarupskotð leggur upp til at mann mann skal spara pengar har beint upp um hvat var tað tríggjar milliónir so tað er at spara sjálvt um mann hevur játtað pengar tey síðstu árini so er tað stadvecat skula skerja játtanina tá imam
hara er meira enn tíggjar milónir har takk fyri
ja takk so er tað eyka um samøtism sum fær orð gerst á okum ja takk fyri at
harra formaður øh nú e er tíðin so ræðliga stutt sum hann verðir noyddur at tosa nokk so yvirskipað um hesa fíggjarlógina men meirilutin sigur seg hava líkasum fingið farin at inn at tálma raksturin tí at mann hevur eitt yvirskot á seksoghálvtrýss milliónum men visti mann hyggur eftir fíggjarlógini so haldi eg yvirskipað kann mann siga at mann hevur brúkt plenuklipparan at skorið av nokk so til vildarligt og fer niður á at skerja ráðgevingini í keypmannahavn heilt niður á hálvtrýss túsund krónur og so hevur mann faktiskt ikki spart teir pengarnir men mann hevur umfordeilt tar til til onnur ting sum mann sjálvur vil so mann kann siga at mann hevði intensjónir um at fáa tamarhalda raksturin tá ið landsstýrið ikki hevur gjørt tað men faktiskt so brúkar mann bara pengarnir umaftur tað sum eg haldi er tað ringasta tað er tað at at mann fer inn á tey stóru vælferðarøkini sum mann nú í tvey trý ár hevur raðfest krúnan í vælferðarsamfelagnum kann mann siga heilsuverki og almannaverki sum bæði hava verið undir stórum trýsti nú meðan korona hevur herjað á og enn ger tað at har hevði mann tvey stór ting mann hevði tað mann skuldi innføra viðgerðartrygd tað var eitt vallyfti og so fær mann við einum høggi innan fyri sjúkrahúsverki og tekur sekstan milliónir burturav og tað kann mann ikki vænta at tað kann gerast uttan at fáa avleiðingar tað eru vit sjálvandi harðliga ímótir í í javnaðarflokkinum og tað ber heldur ikki til at stýra einum sovorðnum verki visi mann fyrst játtar koyrir pengar upp á og so tekur sovorðnar stórar bitar burturav uttan at tað í hvussu er fær álvarsligar avleiðingar so tað eru vit púrasta ímóti tað seinna tað er so tað er so almanna øki sum stendur mínum hjartana kan man siga eg má taka tað nú har hevur mann so har heúvur alt løgtingið samtykt eina lóg sum eitur almannatrygdutænastur sum bleiv sum faktiskt bleiv bleiv fyrireikað í undanfarnu samgongu og sum byggir á tað at almannaverkið skal koma fáa at verða útbygt so at mann fær allar tær tænasturnar sum borgarin hevur brúk fyri vit hoyrað um bíðilistar allastaðni til tænastur her tekur mann so aftan á at mann hevur samtyktar lógina sum man veit kostað pengar etablerað tænasturnar har tekur mann so skerjur almannaverkið sjálvt við at hald tað vara ein komma seks millión inni í almannaverkinum har liggur tað sum eitur heimaráðgeving ráðgevind til foreldur til børn sum hava brek og har skuldi mann uppraðfesta við hálvari aðru millión tiltil tað sum eitur heimaráðgeving til børn og ung við við á dd og har tekur mann eina komma seks millión av tað vil siga mann bakkar aftur tað sama við trivnaðartænastunum at skerja tær við heilum fimm milliónum v við øllum teimum bíðilistunum sum vit hava og tá ið vit vita almannaverki slett ikki er eru útbygt fult útbyg við sínum tænastum tað haldi eg virkliga vera vera ein ja ein raðfesting sum vil nakað kann mann siga tí tað svarar til at mann mann man byggir ein bygning og sigur te imu hevur reiststan sum má pjøiski at koyra tekin uppá hann hann stendur sikkurt allíkavæl so at tað haldi eg vera virkliga átaluvert at mann ger tað her so ræðuliga nógv onnur ting her eru sjálvandi nøkur góð ting lokalt sum eg kundi nevnt vit kundu nevnt hetta her við mentanarhúsinum og húsarhaldsskúlan sum upprunaliga stóð á null tað er gott at mann setir teir pengarnar av so eg vóni at tær kundu fara í gongd tað sum eg sakni tað er millum annað at mann ikki játtar tær fáu hundrað túsund krónurnar skuldu til fyri at uppstigja matvøruútbúgvingina á tekniska skúla í klaksvík tað var so øgiliga jaligt inni her fyrstu viðgerð sjálvt formaðurin í fíggjarnevndini haldi segði at tað skuldi mann veruliga hyggja uppá htað er eitt sum vit hava sett pengar av til eg sakni eisini at mann ikki játtar nakrar fáar hundrað túsund krónur til ptøvenjingar so øll børn kunnu fáa tað klaksvíkar sjúkrahúsi og eg sakni eisini at mann at mann ikki játtar tá ið man ú játtar til samkomuhal lina á teksivíkarskúla klaksvík at mann ikki játtar ta fullu upphæddina sum skal til har manglar kanska átta hundrað túsund fyri at arbeiða á prosjektera kann fara í gongd so at ja her eru nøkur góð ting men tað viktigasta tað er at haldi eg at tá ið mann skal spara og sjálvandi skal mann tað tí tað verða brúktir fór nógvir pengar so eigur tað verða landsstýrisfólkini sum eru við í at gera tær nýskipanirnar og tær sparingarnar sum skulu til heldur enn ein tilvildarligur pleniklippari sum ann so bara sker og so koyri pengarnir yvir aftutil nakað annað í staðin
fyri at spara takk fyri harra formaður ja takk so fær
djóni nols jnsija takk fyri harra formaður ja eygun samuelsen kemur inn á nøkur ting sum sum eru sum mann kann undrast á í hesari fíggjarlógini tí at tað eru smá smáar upphæddir kanska sum gera stóran mun hjá hjá smáum feløgum og og hjálpar ella felagsskapum eitt annað sum kann undras sum sum eykun samulsen eisini nevnir tað er heta her við á sososialu økinum at mann skerjir forholdssýs nógv kann ann siga vissi mann hyggur eftir generelt eftir teimum kontunum men so napliga so poppar uppi ein eins ein danskur stovnur ein viðgerðarein viðgerðarstovnur knappliga burtur úr ongum tríggjar milliónir til tað vit hava vit hava stovnar í føroyum sum gerarúsevnisviðgerð hvat við heldur at brúka tær tríggjar milliónirnar upp á at styrkja teir felagsella teir teir stovnarnar so at vit fáa eitt viðgerðartilboð sum eru gróðursett her í føroyum
eg undri meg á at hví að knappíðen núgu poppar upp
eygumsamelsentakk fyri harra formaður ja hatta var eitt av teimum tingunum sum eg ikki noyddi at nevna men hatta undrað meg virkligani tí at nú kenni eg ikki hendan her nýggja stovnin men men eg haldi sjálv at mann skuldi heldur játta meir pengar og lagt orku í at fingið teir stovnarnir sum vit hava og sum geva hesa viðgerðina fingið teir at virka og eg veit at tey arbeiða við góðkenning av teimum stovnunum tað hevði kanska kanska hevði høvdu tær tríggjar milliónirnar til tey viðgerðarstøðini sum vit hava givið nógv meir enn at fara at etabilera nakað nýtt so tað
er eitt sum undrar eisini ja
so er tað helgi abramsen ger su væl harra formaður eg haldi httað eitt sindur óseriøst tá iðmann ber við at siga tað at játtanin til heilsuverkið lækkar altso landsstýrið komið í løgtingivið num uppskoti har játtanin hækkar hækkar nógv so kemur fíggjarnevndin og sigur ákey við pjøør ikki hakkan so nógv so sker an tt sidur burturav aftur eitt sindur burturav ella nógv burturav men verr enn so tað sum hon hækkar og so blívur man við at siga áh ja onkur h veri upp í sagt hetta fer at hava hópauppsagnir við sær altso vit hækka eina játtan tað er munur á at lækka eina játtan og at lækka eina hækking ví eina játtan so so eg haldi ikki tað er rætt tað blívi við at siga tað at játtanin lækkar og nú vert tag heldik um hettat veru ligt endaliga úrslitið tan gott at tað var broytt aftur íl triðju viðgerð men men um hetta verður samtykt soleiðis a sum tað liggur nú so hækkar játtann
takk fyri
eygun samelsen ger suvælja takk fyri harra formaður ja eg má siga hatta var eitt ordiligt politikarasvar at mann sigur mann at tað er tað er økingin sum minkar og so víðari men sekstan milliónir sum sambandsflokkurin hevur ætlað sær at raðfest innan fyri heilsuøkið eru ikki smápengar ella pinot sum onkur vildi sagt tað er tað bestemtikki piparnøtir tað er ein stór upphædd má má siga tað at tann raðfestingin sum sambandsflokkurin hevur sakt seg ganga so øgiliga høgt uppí hon verður so sekstan milliónir minni tað vil siga nú so raðfestir mann í hvørfall heilsuverkið munandi minni um mann kann siga kanska at játtanin ikki er minni enn hon var í fjør men men ætlanirnar sum mann hevur tær eru so hvørfall fingið eitt stórt skot fyri
bógvin takk fyri
beintalovi jacobsen gersouvæl ja takk fyri eg kann eisni legga afturat oí mun til hetta kjakið við landssjúkrahúsinumum tað at sjálvt landsstýrismaðurin hjá sambandsflokkinum lanstýrismaðurn í heilsumálanm hann er sjálvur úti og gjør vart við hesar sparingarnar og at heldur tað tað er púra burturvið men eg hugsaði at eygun samensen kemur nemliga inn á matvøruútbúgvingina í klaksvík sum bæði eygum samuelsen og eg hava tosað nógv um at fáa uppstig hava so at kokkanæmingar í staðin fara staðin fyi at fara uttanlands skulu kunna koma til klaksvíkar fásær útbúgving andstøðan flokkarnir hjá eykum samelsen og hjá mær og og framsókn seta jú seks hundrað túsund av hevði tað ikkiverið skilagot at eygum samelsen at finguð uppstigið hasar útbúgvingirna emíni hevði tað ikki hjálpt eisini nokk so nógvum í staðin
fyri skulu niður at fáa sær útbúgving takk fyri
eygun samelsenja tað hevði bæði hjálpt og spart pengar og tað var ætlanin frá byrjaðnini av tá man byrjaði útbúgvingina at hon skuldi uppstigast fult út so so so við og við ikki altíð einum og her varð sum eg nevndi sjálvt formaðurin fíggjarnevndin var so øgiliga jaligur til fyrstu viðgerð tað dragað seg um seks hundrað túsund krónur sum ger at allir lærlingar innan fyri hatta øki kunnu lata vera við at fara til danmarkar í skúla og heldur taka útbúgvingina her og vit fáa ment okkara matvøruvinnu enn meir heima í føroyum so hatta er so upplagt atatmann mann átti at játtað teir pengarnumog tí haldi eg tað vera øgiliga undrúnar
bert at mann ikki ger tað takk fyrija
og so reyð johannes joensentakk fyri formaður ja eyguns sarmessen lívir so væl hvat hvat er við sakna í uppskotinum eg hugsi bara eitt annað sum eg vur verið nógv uppi at venda tað er tann stóra bústaðartørnurin í føroyum stendur nakað um tað í fíggjarlógini eg gla eri nøkur átøk sum vísa á at mann vil arbeiða miðvíst fram ímóti

er tað tað er púra rætt sum ella tað sum er eftirlýstur eftirlýsur eg dugi slekkja at síggja at mann yvirhøvur viðger tann partin í fíggjarlógini at mann at mann tekur tað tað er ikki eitt sovorðið mál sum mann opinbart heldur vera viktugt at hava frammi mann hevur samtykt eini eini eini eini bústaðarhævum segða ein pakka men vit hava so ikki so nógv til hann enn tí mann ikki hevur kunnað samst við hopi at tað fer at henda okkurt har men í fíggjarlógini er so einki sum tekur hædd fyri tí stóra
trupulleikan takk fyri ja takk síðani fara vit til næsta røðara
helgi abramsen fær orðið gersuvælja harra formaður eg hevði einaferð ein lærara sum plagdi at brúka hetta úttrykkið við so práti fór for langt á sporðinum so líkasum fyri at rætta inn aftur so segði hann aftur til svínoynna oh eg eg kom at hugsa um taðn æratey so var tað a v álitið hetta erk sum a líkasuma fara aftur til svínoyna her er svínoyggin plagir at vera nokk so væl umboðað á í broytingaruppskot frá frá fíggjarnevndini men men fíggjarnevndin skal so hava takk fyri at tey eisini at hugsa um mítt lokala øki so so nú hugsi g um selatraðarvegin sum er ein langur vegur sum í ringum standi og sum ktroingslu ábøtur og tað er gleðiligt at teera eisini tigið tað við øhnú er tað at sagt hett her at nú er hópuppsagnir á landssjúkrahúsinum altso landsstýrið komið í løgtingi við einari ætlan en ynskir um at hækka játtanina og síggir fíggjarnevndina sigurtað pjøar ikat hakkua so nógv so ser man it sindur burturav aftur tað vil siga at samlaða játtanin hækkar og so pljóðusti man kki at t at at at koma í hópuppsagn nú veit eg ikki um hetta verður tað endaliga úrslitið tá ið tá ið tá ið hetta kemur til triðju viðgerð men men sum sum málið liggur í løtuni so liggur tí kortini at at játtanin hækkar og so er ikki rætt at siga at hon lækkar eitt sum eg hg at nevna tað er heta her at fimm hundrað túsund krónur var fluttar frá visti tot fara einlands til bóndafelagið og óaltsfelagið tað haldi eg og tað undrari meg tá ið landsstýrismaðurin sjálvur sigur at hann visti ikki av hesum her altso nú havi eg sjálvur umseta eftir øki í landsstýrinum og tað er ein øgilig rúgva av orku brúkt til at fáa eina semju um hetta málið møtdi gongd í haga og har eru nógvir partar inni og tað undrar meg øgiliga nógv at mann húu knappliga fíggjarnevndini fyrr uttanum landsstýrismannin og broytir nakað so grundleggjandi at nú skal nú skaljarður ella bóndafelag ið óðalsfelagi knappliga hava eina app sum skal hyggja eftir hvør fyri hagan og og og hvussu leingi tey eru so framvegis eg haldi her her mugu vit alvorliga fara hyggja eftir hvat er tað vit gera altso tað má vera landsstýrismaðurin sum stýrir í esum her løtunum og og eg havi einki ímóti tí at at búnaðarbúnaðarella landbúnaðurin blívur aktivur partur í ferðavinnuni eg haldi tta er ett fínt hugskot men eg haldi at tað skal vra landsstýrismaðurin sum og og saman við sínum fólkum og og sínum stovnum sum stýra hesum her løpunum soleisnar at ikki hvør sum helst ella hvør í sínum lagi fer at reka sína egna ferðavinnupolitikk tí haldi at tað er skeivt at flyta hesar pangarnar og tí tí fari eg at mæla til at atta verður broytt millum til triðju viðgerð tíat eg haldi absolutt at vit vit hava ikki brúk fyri at mann fer uttan um landsstýrismannin sum málið liggur hja eg veit ikk ki nóvi vit fáa tíð til símen g liggur at leypa okurt um ja eitt eitt sum sum legði merki til tað er tað at stuðul til seyðaskinn lækkar tað var eitt mál sum eg sum eg arbeiddi við tá egvar landssýrismaður tað var soleis í tvey tsund og nítjan tá slapp man ikki av við skinn og so endað tey í brennistøðum ella í náttúrini tað er ein øgiliga óheppin støða og tí arbeiddi eg fyri at fáa hetta har at eineina lítla játtan á ter tey sum tey saka megn í skinnum og arbeiði við tí tey gerast vi sítt arbeiði tey vóru ikki so grivliga grammeftir at fáa nakra a játtan men tey hava eina nakrar útreiðslur skinnini skulu líkasum góðkennast av enum djóralækna og og ogso er tað flutningur tey tey fara runt landið eftir teimum og so ver tað við sot jamen lat okkum som játta nakrar pengar soleiðisnar at tit vit stuðla tykkum í at fáa fáa fáa fat hesum skinnunum og so og so koyrir tað harfrá eg haldi í øllum førum at vit mugu fyri altíð verðini arbeiða fyri at skinnini ikki aftur blíva brend ella endi í náttúruni tí haldi eg at at eg ja vit mugu hvussu fara at spyrja nærri enn til hvat hvørjar hvørjari ávirkan hetta fær øhso kann eg nevna ati eitt sum eg haldi eitt sindur vandamikið mann skal hugsa um tað er tá ið fíggjarnevndin soleiðinar tekur av játtanunum so er tað so hava tað sjávandi nakrar tankar um hvat tey vilja men hvussu sikkurt er mann í at mann fær akkurát tað burturúr sum mann vil nú hugsi eg til dømis nám her sker mann hvat ar sekshundra o hálvtrýss túsund burturav nám er er ein er eitti tatað er eini ein stovnur men tað er øilia nógv fólk uttanfyri sum til dømis skriva skúlabøkur og og so verðar pengar brúkt tær til tey visti mann nú fer at skerja burtur av játtanini so sær mann kanska fyri sær eina minni fyrisiting men úrslitið kann gott vera at tair vara færri skúlabøkur tal sð at mann mann sparir har sum har teir pengarnir sum skulu brúkast til t skriva hesar bøkurnar ella gera tað tilfarið so tað er øgiliga skjótt at vist mann fer at pilka for nógv við at mann ja talrikki mat passa men tú fært ikki ta ta ávirkanina sum tú fært eftir tí haldi eg mann skal vera sera varin við hesum her eg haldi ati tíðin hon er hon er farin so eg fari ikki at gera meira burtúr hesum her takk fyri
ja tak so er tað viðmerking har fyrst er tað
bjørt samorsen ja eg færi takka helga arbeiðsen fyri at hann tekur fram hetta um nám eg haldi a faktiskt at seksundraog hálvtrýss túsund er ein øgiliga stór sparing tá ið mann hugsar um at vit hava roynt at fáa meira meira og meir framleið føroyskt tilfar tiltil skúlarnar oman sum fer inn í skerjar har og eg haldi tað er enn at dømi um at mn man skerar eitt sindur í eystur vest so nevndi hann hetta við gongd í haga og har segði formaðurinm í fíggjarnevndini at at tað má tó forvið sít far og ilins ikki saman við at mann gav til bóndafelagið óvalsfelagið men tað stendrast beinleiðis og viðmerking at monn tekur frá við sítt fer og eilends og gev
ferð so eg ætlaði ógevur tað til hesa her feløgini eg ætlaði at spyrja helga abramsen tí at eg síggi tað sindur sum at tað blívur truplari at finna eina semju vissi mann líkasum setir partan upp móti hvørjum øðrum tí man tekur frá tí eina og og so sigur at tað skal fara til hin sær helgi abramsen fyri sær at mann kanska heldur eg skalt royna ikki at taka frá við sít verálendsk fyri at geva til hesi feløgini og so heldur royna at brúka orkuna upp á at fáa
heiliga abransen ja har fær mær altso tá eg arbeiddi við tær og gongdi í haga tá tá varð eitt spartal kanska at fáa landbúnaðin umboðaðan umboðaðan ívissufar á lands altso kanska heldur tær tá eg tey inn tann vegin tí eg havi síggjað fyri mær at tað er ein góður møguligt hjá landbúnaðinum at kombinera landbúnað og ferðavinnu og tað brúkar mann í øðrum londum tá tú kanst fáa nógv burtur úr tí at ein bóndi hevur eina haga og so hevur hann er ein ferðaleiðari millum annað og og kanska gevur fólkini matpakkar við kjøti úr haganum og tað verður selt fyri nógvar pengarnar so har nógvir møguleikar í at kombinera tað í tingini tí haldi eg tað vera vera absolutt ein veður at fara men eg haldi ikki at tað er rætt at flyta játtanina út til ein felagsskap uttanfyri ella tveir felagsskap uttanfyri soleiðis at tey løgast at fara og konkurrera við hvønn annan vit skuldu heldur royna at fáa tey at samarbeiða og tí haldi eg at tað er skeivur mátt og og at tað er við nám ja eg má bara siga tað at mann skal bara ansa eftir hvat verður úrslitið verður úrslitið tað sum mann ætlar eg hevur eitt sindur bangin fyri at at mann ikki fær
akkrát tað takk fyri
eygun samelsen ja eg eri samd við helgi abramsen í tá ið mann situr í einum plenuklippara og klippur av og kanska ikki hevur landsstýrisfólkini við so anar mann heldur ikki var avleiðingarnar vera av tí sum mann ger men eg havi hug at venda aftur til hetta her við landssjúkrahúsinum sum helgi abramsen nevndi at hann sigur at játtanin hon lækkar ikki men hon hækkar bara v tað minni men er tað ikki framvegis tað størsta vallyftið ella vil sambandsflokkurin ikki meiri raðfesta heilsuverkið ella hvat tá ið mann tekur sekstan milliónir av tað kann eg ikki passa at ta ongar avleiðingar fær eingi eg havi so ikki nevnt hósvøpssagnir men mann sær í hvørnfall víð fjølmeðunum at landsstýrismaðurin hjá sambandsflokkinum heldur at tað vera púra burturvið at taka sekstan milliónir burtur av landssjúkrahúsinum so
onkrar avleiðingar hevur tað
helgiabramsenharra formaður eg brúkti ikki orðið pleniklippari eg sigi ikki tað fíggjafíggjarnevndin hevur arbeittvið planiklipparanum eg gangi út frá tey hugt eftir kontoðini og og havt nakrar ætlanir fyri hvørj einstaku kontu sum tey hava skorið tí tey hildu tað vera skilagott og tann gott ferat tað er skilagott kanska eg ikki havi havi somu upplýsingar sum sum tey hava og t tí er tann munurin tað skal ikki siga men tá ð eg kemur lanssjúkrahúsið altso har er játtanin hækkar í mun til fjør hon er hækkað í nógv ár nógv meira enn hjá undanfarna landsstýri fyri at taka tað eisini og og tað sum hetta broytingaruppskotið snýr seg um tað er at minka um hækkingina tað r ikki at standa minka um játtanina og at landsstýrismaðuri er er misnøgt í tað ja tað skilji eg væl landsstýrisfólk skulu væl saktans berjast fyri at fáa eina høga játtan á sítt øki so tað skilji eg væl og eg eri slettkiki hykkri at hetta verður tað endaliga úrslitið men men men eg komi sjólvan um at mun til játtanin í fjør við hesari

takk fyri ja ein spurning í mun til hesa her appina sum jarðir mennina og sum onkursvegna meirilutin so ella so stuðlar í fíggjarlógini altso ein app sum skal tráð fylgja føroyingum sum fara í haga at ganga altso er tað virkuliga undirtøka í einari borgarligari samgongu fyri at ja faktiskt ein privatur áhugafelagsskapur skal yvirvákja nær ið føroyingar fara við hagan altso eg havi faktiskt slett ikki tikið hatta í álvara fyrr enn eg síggi at tað kemur á fíggjarlógina og altso eg vóni eisini at hetta verður steðgað av dátainliti yvirliti og eg hopi at vit borgarar eru betri tryggjaðir enn sum so ímóti privatari yvirváking
bara vit traðka út um bøkar takk fyri
harra formaður ja altso eg haldi mín støða tilhandan spurningin er kend og eg haldi eisini at eg rut vang hvar rættiliga samd um hatta økið h eg haldi ikki at at ein privatur felagsskapur skal kunna fylgja við hvør er í haganum tað haldi ikki tað skal eg eri helst ikki sikkur í at at tað er tasin fíggjarnevndin vil hesunher eg eg veit ikki ordiliga hvat hvat tey at hugsaðu við hesum her við hesi játtanini tað gott ver atað slekki eg tað men tað tað munnu tey sum heldur kunna svara fyri og handa eg kenni frá tí tíðini var landsstýrismaður at tá varar etta upp á tal við hesi appini men men tað er ikki soleiðsnar at at ein privat elag itt privat felag sleppur at fylgja við hvør er hvar tá tí tað eru nakrar greinsir sum sumdtaeftirlitið hevur sum forða fyri altso tað vil sigatað er nokk bara mrccstøðin ella politiið el onkur sovorðið sum kann vita hvør persónur er men men mann kann síggja hvussu nógv fólk er og sovorðið men eg haldi at øll mær man skal vera øgiliga forsiktir í sovoroum og eg eg gangi sum sum øll nokk vita inn fyri tað at at atman
skal kunna ganga frítt í hagan takk fyri
so er tað jóhannes joensen formaður a nevndi helgja abbrentsen hetta hevur við seyðaskilninum tað er faktiskt eitt mál sum er er hon avbjóðing við tí at vistman er noyd til at brenna øl lu kinnuni sum hann hevur gjørt fyrr tí hesum stuðulin fellur burtur so var tað rættiliga keðiligt bæði fyri tað sum var føroya gull fyrr og eisini tað at tað tað dálkar illa og tað tað tað skapar tað at brúka nógva orku til at brenna nakað sum vit kunnu hægra ella at brúka so hatta er har hugsi eg at at mamma eigur at fara í gongd við at at hyggja eftirtíja hatae har
tar burdi ikki verið neyðugt takk fyri
harra formaður ja eg veit ikki hvørjar avleiðingar verða av hesum her broytingini men eg haldtað er øgiliga umráðandi at vit ikki koma í ta støðuna aftur t at skinnenda jat brennistøðini ella í náttúruni eitt er tað at tað er virðisfær fyri sjeyti men men tað er eisini ein stórur umhvørvisspurningur sum johannes jonn vísir á h tað er tað er ikki rætt at brenna skinn tað er tað krevur nógva orku og og tað dálkar illa so so eg haldi absolutt at at ta táð vit kunnu finna eina so góða og bíliga loysn vithava havt síðstu árini so
høvdu vit skulu royna at halda fast í hann takk fyri
ja sær tað eg tá jakobsen nei takk fyri tær formaður javnaður tað haldi eg tað ljóðar at ganga fólkið tekanum nær at mann skal ein privaturaktørur skal fylgja við um um eg fari mær ein spasertúr tum bøkærararnar so so tað haldi eg virklandi um málið sum at mann hyggja eftir hvat hattar inniber og tá ið mann so tosar um eftir her við sjúkursverki so eri eg ein av teimum sum sum eisini haldi at eg haldi persónliga at seks milliónir í niðurskurði tað skal tyggjast væl eftir hvat tað inniber tí at tað mann sigur at sekstan milliónir rokni arki og tað er og mann hevur nógva heiking eg veit tað men eg veit eisini hvussu skjótt tey renna úti á landskyrðshúsinum og tí tí er týdningarmikið at at hava eina følending av hvat tað inniber og hetta mugu vit viðgera áðrenn triðju viðgerð tí vit hava brent fyri viðgerðartrygdini og skal alt fara fyri sjeyti tí at roknið skal síggja penar út tað er okkara særbæðsborgarvið at viðgera so hvat fer at peningur brúktur til er ógvuliga týdningarmikið tá ið ikki gongur tíður tænastur sum sum hava hava

gjibmsenharra formaður ja nú veit eg ikki hvat hvat ið meirilutin í fíggjarnevndini hugsað tá ið tá ið tað hava skjørt ta skorið efta her tali eg gangi út frá tey hava hava tosað við við onkrar partar men í øllum førum so so er tað ørðiliga umráðandi at tð er við viðgerðartrygd t at vit koma víðari at tí økinum og og sjálvandi skulu vit hyggja eftir um talinum áðenn ty kemir triðju viðgerða tað er eingin ivi um tað men men eg eg tori par ikki at siga akkurát hvat hvør avleinkin er og og tað gangi út frá at fíggjarnevndinihe fingið onkrar upplýsingar sum vit onnur ikki hava fingið onkur forkláring ers aftanfyri men eg vil halda fast við at sjálvt um hetta skuldi verið niðurskurðin í mun til játtanina so er tað framvegis tal
um eina hækking takk fyri
her har joennesen takk rera formaður ja viðvíkjandi landsjúkrahúsinum sambandsflokkurin hevur raðfest sjúkrúsverkið og landssjúkrahúsið síðst í tvey árini tað lð húa tjúgu einogtjúgu og tað sum ætlanin er tveyogtjúgu hevur ella kemur landssjúkrahúsið at fáa eina meirjáttan upp á tilsamans hundrað og fimmogtjúgu milliónir krónur tað er faktað og tað er tað saman við fleiri øðrum trinaðartænasturnar heilsutrygd pensjónrnar alt er vaksið nógv men landssjúkrahúsið sum stovnur er vaksin átsu hundrað og fimmogtjúgu milliónir krónu tað er at fakta so at tað er at tað verður brúkt sum at tað er endin av landssjúkrahúsinum at okur hava sett sekstan milliónir minni í í rakstrarútreiðslunum á tað mugu kit taka upp ímillum nú og triðjuviðgerð

helgiabramsen ja harra formaður tað sigur sjálvt at visti mann hækkar við hundrað og fimmogtjúgu milliónir og lækkar so í sekstan so so er tað s framvegis ein stór hækking og og eisini í komandi ári men men tað er klárt altso lat okkum hyggja eftr eftir ímillum aðru triðju viðgerð tí at eg skilji at landsstýrsmaðurin er er sera missnøgdur og og og og og fíggjarnevndin í meirilutini hevur hildið hetta verið skilagott so tað er altíð at tig at tdlemma í eini fíggjarlóg tú skalt bæði hava raðfestingar tú skalt eisini hava fíggjarstýring tú skalt eisini hugsa um talið um botnlinjuri og so skal mann finna tað onkustaðni og tíverri vísr tað soleiðisnær at hvar eru hvar er tað størsta útreiðslunar tað er nætta upp innan fyri hesi økini sum sum vit allarminst vilja spara í so so tí blívur tað delemma men lat okkum hyggja eftir atsær millum aðru triðju vigeri takk fyri
ja takk fyri so er tað næstu røð
gersuvælja takk fyri harra formaður samgongan sendir rokningina til børn og ung og til teirra sum hava staðið á odda í koronustøðuni tað er niðurstøðan í hesi fíggjarlógini her og eg haldi vit kunnu byrja við tí sum hevur við børn og ung at gera tí at kalla alt sum hevur við børn og ung at gera og útbúgving tað verður skert og eg má fyrst siga at ein upphædd sum eg satt at siga skammiskt um er at samgongan lækkar játtanina til barnabata altso er tað veruligani soleiðis at løgtingsfólk í samgonguni ikki unna børnum og ungum góðar karmar og aivt stað at venda sær til hundrað túsund tað er ein so lítil upphædd á samlaðu fíggjarlógini men hundrað túsund tað er rættiliga nógvir pengar hjá barnabæta nám sum ger undirvísingartilfar skal spara stuðulin til fólkaskúlalækkar játtaninr til miðnámsútbúgvingar verða skerd frítíðarvísing verður lækkað harumframt so skal fróðskaparseturið spara tvær milliónir sostatt tykist tað sum um at samgongan hon heldur púra óneyðugt at ung fáa útbúgving og eg vóni so at siga at tað ikki er soleiðis og vit reypa okkum oftani av at vit hava millum tær bestu maritimu útbúgvingarnar í heiminum og tað haldi eg sum so eisini er rætt men eisini har ætlar samgongan at spara tímaritimar útbúgvingar tær verða skerdar við trý hundrað túsund krónum og harra formaður eisini einum øðrum viðbreknum øki har setir samgongan avhøddaran í gongd tí landssjúkrahúsið skal spara sekstan milliónir klaksvíkarsjúkrahús skal spara tvey hundrað túsund krónur suðuroyarsjúkrahús tvey hundrað túsund krónur og eg spyrji bara hví skulu tey sum hava staðið á odda í koronustøðuni og sum framvegis gera tað hví skulu tey nú revsast og harra formaður er tað nakar sum bjargaði okkum koronustøðuna í byrjanini so er tað heilsufrøðiliga starvsstovan heilsufrøðiliga starvsstovan var beinanvegin til reiðar tey fyrireikaðu seg og vóru klár at taka ímótir um so var at korona kom til føroya og tað er orsøkin til tað er orsøkin til at vit komu so væl frá byrjanini í hesi støðuni her men tað tykist sum um at tøkkin fjá samgonguni til heilsufrøðiligu starvsstovuna tað er at heilsufrøðiliga starvsstovan skal spara tvey hundrað túsund krónur tað haldi ikki virðiligt og eg haldi vit skulu minnast til at korona er ikki ein farin tíð og tí haldi eg ikki at vit í verandi løtu hava ráð til at lata heilsuverkið og heilsufrøðiligu starvsstovuna spara harra formaður føroyskt tað er eitt lítið mál í altjóða høpi og vit hoyra alla tíðina um at tað er í harðari kapping við onnur mál sum troðkassi inn an føroyskum ikki minst tí at børn og ung kanska serstakligani fáast við enskt á bæði sosialum miðlum men eisini á øðrum pallum og tí haldi tað er harmiligt og spell at nám skal spara seks hundraðoghálvtrýss túsund vit hoyra eisini at síggja eisini at málráðið skal spara og tað vera færri pengar eisini til orðabókagerð sostatt er alt tað ið stuðlar tí føroyska málinum skert heitn føroyskt mál har vit eru kanska fimmoghálvtrýss túsund sum tosa tað og eg haldi tað er eg haldi tað er ein rættiligani skeiv kós at fara og tí fegnist eg um at eg haldavur helgi abramsen sum segði at hann helt heldur ikki at tað var rætt at nám bleiv skert og tað hopi eg at helgi abramsen fær rætt uppá so harra formaður eg skilji væl at at vit mugu tálma men men eg haldi tað er løgið at stórar sparingar verða gjørdar í heilsuverkinum og á økjum sum raka børn og ung tí at hetta her er jú ein stórur partur av tí sum vit kalla í vælferðarsamfelag og tað tykist sum um at alt hetta verður gjørt fyri at limir einstakir limir í fíggjarnevndini kunnu fáa pening til havna og vegagerð í sínum egnu kommunu takk fyri harar
bara mær
høgni hoydal eina viðmerking harra formaður hetta var øgiliga greitt hjá beint í løgi hetta við at vit spara júst á teirri teimum økjum har vit annars hava kappast um at skamróðsa fólki fyri at hava verið í fremstu røð í samband við koronu tað er ómetaliga løgið og serliga heilst fyri starvsstovuni altso nú hava vit eisini brúkt eina ørgrina av pengum og eg haldi er fínt at vit eisini hava havt hetis at hjálpa til og alt tað men høvdu vit bara sett nakrar milliónir av til at styrt heilsu v starvsstovuna og tann lapitorupartin hjá sjúkrahúsinum til kanningar so taðver bæði havt eina sterka tilbúgving til koronu og eisini til aðrar komandi farsóttir so tað er rættilga óskiljandi bæði fráeimi politiskum og og moralskum og eisini framtíðarsjónarmiði og so ver taðhetta við at skerja skerja bæði bæði nám og málráðið men har má eg an so siga at at tá tú einki mál om mið hevur so er tað jú lætt at siga eg leggja hrtar
ta heldur einki í mál
ja um tú einki mál hevur tú so hevur tú heldur einki mið og mál og so kann eg leggja afturat at onnur ting sum har tað eisini verðið spart taðvur verður a filmsøkinum og á granskingarøkinum og viðvíkjandi heilsufrøðiligu so haldi eg tað er stórt spell tí at ttishaldi hevur gjørt eitt megnararbeiði og um vit halda fram við eisini einari sterkari heilsufrøðiligu starvsstovu so hava vit eitt rættiligani gott toymi við tts og heilsufrøðiligu starvsstovuni sum kann gera at vit koma styrkt burtur úr hesi koronastøðuni so tí haldi eg ikki at vit skulu faraa
atskerja heilsufrøðiligu takk fyri
ruttvangtakk fyri ja ein av umraðfestingum sum eg harmist um tað er hetta at teir hava tikið fimm hundrað tvefimm hundrað túsund frá visefar og eilan og serliga at tað fer til at minna eina menna eina app so ella so beinleiðis ella óbeinleiðis til at menna eina app sum fer at yvirvekja føroyingar sum dytta sær at seta fótin út um bøkararnar altso er hetta nakað sum tjóðveldið
tekur undir við takk fyri
formaður eg eri so púra samd við ruttvang at hetta er púra púra púra burturvið at tú ikki kanst fara um út um bøgarðarnar uttan so at ein app hjá einum privatum felagi skal fylgja tær altso hvat er hatta fer nakað og eg vóni so sanniliga at dátueftirlitið lurtari eftirøtsum orðaskiftunum í dag tí at hetta kann ikki vera ólógligt at eitt privat fólk ætla sær ein túr í hagan og so er tað eitt felag sum skal hava app eina app sum skal fylgja tær og og so er tað tað at nú hugdi eg leysiliga eftir hesum skjølunum so skalt tú eisini rinda fyri hetta har hetta er púra burturvið og eg takif
undir við russvang at hetta her tað má steðgast
gjóni nóls joensentakk fyri harra formaður ja altíð áhuguverdu røða hjá beint løgu eisini hesi ferð og har eg havi ug at nevna tar burturúr sum hon nevnir um hetta her við at tar rakar børn og ung og tær kontoðirnar sum eru púra óskiljandi atso at tú tekur hundrað túsund frá einum einui felagsskapi sum roynir at gera tað gott og og fjálgt fyri fyri nøkrum børnum her teirra familjur so tekur mann ek skerjir tær hundrað túsund og tað er eingin umskiljingar koma aftaná so koyra vit á aftur tí tað skal vera hundrað hundrað túsund pluss til tað og aðrar felagsskapir beran og og og kvinnuhúsi og og aðrar felagskapr sum gera gott arbeiði líka ein spurningu til til beint løgi áðrenn taðtað er hetta her við at nú er ein ein ein viðgerðarstovnur komin á fíggjarlógina knappliga ein danskur sum sum skala tríggjar milliónir veitast til vit hava viðgerðartilboð sum gera t kempuarbeiði í føroyum staðin fyri at útbyggja teir gera teir betri so koyri mann
emili ónum til ein danskan stovn ger so væl takk fyri
ja eg eri púra samd við gjónan nolsø joensen her kemur ein viðgerðarstovnur so frátt eg veit at tað var tað ikki ein gongd við í upprunupskotinum so hetta er ikki nakað sum landsstýrið hevur ætlað sær men ovart ber tað til bara at koma so at senda eitt skriva og siga vit vilja feginhaldar tríggjar milliónir og so sigur fíggjarnevndin at tað er í lagi so tað er púra púra óskiljandi og eg trúgvi ikki at tað fer at styrkja teir stovnarnar sum eru frammanundan og ívíkjandi barnavæta tað vóni eg vænti eisinii eisini at verið broytt til eitt triðju viðgerð men bara tað at tú yvirhøvur hugsar um at taka hundrað túsund frá barnabata tað haldi eg púra óskiljandi og onkursvegna sigi eg tað eisini eitt sindur
tenr um hugburðin hjá meirilutanum í fíggjarnevndini tí eg havi hoyrt á fleiri samgongufólkum at tað eru ikki øll sum taka undir við tí og tí vænti eg eisini at tað verður broytt
hvør
um nevndi beint løgun nám og eg veit tað tørvin á at gera føroyskt undirforsætt tilfar sum nám eisini stendur fyri ber til skúla og til annað eisini inni á talgifjaraheiminum er øgiliga stórur og hvussu mann sker út frá sum mann mann minni veit beint løgu um mann hevur hugt eftir avleiðingum fyri her t tær tí seks hundrað túsund krónur ella tað sum er meir tað er starvsfólk ganga út frá sum mann sigur í starvi ella ella eg hugki um hon veit nakað meira um tað takk fyri
beiggjalívaja takk fyri eg veit ikki men eg trúgvi at vit øll kunnu hugsa okkum til hvør avleiðingin verður eitt er at starvsfólk kanska verða uppsagd upp á námi men tað merkir tað at tað verður minni tilfar at framleiða út til føroyska fólkaskúlan út til føroysk børn út til føroysk ungdóm og tað haldi eg erija ein katastrofa fyri tað føroyska málið so eg vóni atsum sagt helgi abramsen var rætiliga positivur um hettaher við at náma fáa fleir pengar og tað vóni eg eisini at
tey fáa broytt takk fyri
vónsvørda bjørt samuelsen ja takk fyri tað sum virðslu sker í eyga tá mann sær hetta her uppskotið frá fíggjarnevndarlimuni tað er at mann hevur eisini hørt nakrar broytingar í íløgujáttanum og tær kunnu ógvuliga lætt setast navnað eftir fíggjarnevndarlimunum hjá samgongum og mann ger nakrar øgiliga stórar uppræðfestingar til dømis á einum lítlum plássi har ein fíggjarnevndarlimir býr meðan mann til dømis ikki vil skunda undir dals tunnilin mann vil ikki fara í gongd við tunnilin til tjørnuvíkar til dømis veður til tjørnuvíkar tað at fáa ein tunnil har til hevur jú øgiliga stóran skund tí tað er ein farligur veður tað er ein vandamikil farleið altso tí snipsin er fyri og tað sama til dals tað má jú fáast meira ferð á teir tunnarnarer tað í lagi heldur beinta løvið at mann ger tað og tað sýr seg at gonga út til landsstýrisfólkini úr høvur vita av hesum nógvu broytum
sum fíggjarnevnd
gerja takk fyri ja eg veit ikki ummeirilutin í fíggjarnevndini bara hevur sitið og spælt matador fyri at fáa pengarnar tað er sum um at mann spælir matador og tann sum sum hevur flest hús á einari gøtu hann fær bara alt inn á sítt øki tí tað er onkursvegna soleiðis ati íminn ski um tað var fimm ella sjey milliónir til eina fær ein fíggjarnevndarlimur til svínoyar og onkur farið fimm ella sjey milliónir til hvat var tað var tað en vemur til rúsuna og eitt ella annað eg veit ikki eg veit tað væl okkurt at er o tiltrongt av hesnher vegunumtað er ikki tað sum er men tiðr sum ummamae siti og smatsmatador og so bara hevur býtt tað ímillum sín og so samstundis sum u bjørt samuelsen vísir á at dalstunnilin verður ikki raðfestur tað ger andstøðansamgongan gjørdi ikki eingin tjørnuvíkartunnil og so verður fámjinstunnilin tað verður skert og tunlar norðurum fjall tað verður eisini skert so so eg veit ikki ordligan hvør ið hevur vunnið hetta matadorspælið
tey fara kanska at spæla umaftur millum aðru triðu viðgerð takk fyri ja takk
takkfyri hara formaður ja nú er nógv sagt og kann leggja lýsindar afturat mann hevr ikki langa tíð so mann má lara seg fyri hvat man tekur fram men eg hugsi at tað fyrsta mann kann siga tað er at hevur mann lagt eina strategi hvat mann ætlar við hesum sparingunum sum mann ger veit mann avleiðingarnar og hevur mann hugt eftir hvat er tað sum er tað viktigasta at gera nú í samfelagnum eg hugsi at tað sum eg ikki síggi her yvirorðnað k vera at tann stóri tørvurin á bústøðun í samfelagnum verður ikki sæst ikki aftur í í fíggjarlógini her hvussu her grøna átøk sæst heldur ikki nakað serligt av tí heldur ikki útbúgvingar hvat raðfestir mann atmann manglar starvsfólk á øllum økjum hvussu fær mann fleiri starvsfólk tað strategina síggja heldur ikki í hesum fíggjarlógaruppskotinum eg síggi heldur tað at mann hevur roynt að skorið javnt og samt ymsastaðni og uttan at vita ordiliga hvat avleiðingarnir eru og tá ið man ikki kanna avleingarnar so kann tað verða til stóra skaða fyri summar stovnar og summar summi átøk og tað kann millum stóran ampa og kann gera tað at fólk verða søgd úr starvi og kunna eisini gera tað at at ymisk átøk sum eru í gongd sum eru positiv vum jalið í samfelagnum tey verða detta niðurfyri eg kann taka okkurt fram sum eg haldi ikki so nógv nevnt her men sum eg haldi eigur at raðfestast nógv meira í framtíðini men eg havi sanniliga heldur ikki raðfesta hesum økinum og hetta er ikki í fyrsta árið skúlin fólkaskúlin ikkiverðuraðfestur hann hevur verið við sviði so í so ræðuliga nógv ár og eg bíði bara til mann fær møguleika til at siga tað at nú nú seta vit gongd á at fáa skipað fólkaskúlan skoleiðis suman eigur at skipast tvey túsund og einogtjúgu tveyogtjúgu á fólkaskúlanum er tað soleiðis at man hevur skorið bæði frítíðarundirvísing fólkaskúlan sjálvan og nám sum er tengt at skúlaverkinum umframt gransking og anna og men tá man hygur eftir fólkaskúlanum mann veit at mann við endurskoðað fólkaskúlalógina mann er við ít endurskoða útbúgvingina so veit mann at tað kemur í síðsta enda at kosta fleiri pengar tí mann ætlar at uppstattera bæði útbúgvingarnar og eisini skúla fólkaskúlan skúladagin tíma býti og annað tí eri óskiljandi fyri at mann ikki tekur hædd fyri tí nú er landstýrismaðurin ikki her í tingsalinum men eg gangi út frá hann hevði hevur eina forkláring til triðju viðgerð eg hugsi at visti mann vil hava ein fólkaskúla sum framtíðin føroyar vil líta á so skal tað hvussu fleiri pengar á borðið eisini vit koma hav brúk fyri fleiri fólkum á gólvinum og vit kunnu hava brúk fyri ein betrum skipan í skúla og tað krevur eisini fleiri pengar har kemur at vera neyðugt at játta meir og ikki at skerja sum mann ger her visi man hyggur eftir øðrum átøkum so kann mann síggja tað at hjálparfelagsskapur nei ella mannkann siga neyðhjálpin hon hon er vaksin tað er gott á fíggjarlógini tað er eisini ymisk góð átøk við sammand við ítrótt og og annað men tey góðu átøkini tey verða nokk yvir doyvd av teimum átøkuum har mann sparir ymsastaðni hundrað túsund her hálvtrýss túsund har og so framvegis og so havi vit hoyrt um sjúkrahúsverkið sum missir rættiliga nógv og tað er rættiliga hugstoytt kannmann siga tá mann hugsar um at mann vil hava eina viðgerðartrygd tá i eg hyggji eftir nú havi ikkinógva tíð men g igihyggi efti í vágoynni so so er tað rættiliga soltið mann kann siga fíggjarlógini og tað tað undrar meg heldur ikki men sjálvandi sjónsstýrið byrjar vesturið man eg byrja bygginginup á tað men har nógv onnur ting átøk sum an burdi verið gjørd tað má man so taka seinni ella við triðju vegakervi ferðsluviðurskiftini heur mann snakkað um leingi har nógv sum skal bøtast har eru eisini nógv ting sum sum kundu verið gjørd man eg snappa um hesara veðurstovunan á flytand á flogvøllin og hon er ikki komin enn har kom mann skul han langt ina fer handla men men eg fór at síggja hvast tað verður annars hugsi eg at vit hava fingið eina bussleið til beiggjar sum gásadals tað er gleðiligt og tað takka vit fyri sjálvandi men tað eru nógv onnur ting sum sum burdu komið fram sum mann eisini kann vísa á til triðju viðkerðina nú evr ikki nógv tíð eftir her eitt sum eg hugsaði at nevna tað er tá vit snakka um hetta arvagulli at mann ætlar at selja og privatisera so veit mann tað at tær inntøkurnar sum mann fær tað fær mann bara eina ferð tá mann selur og tí skal mann finna fleiri pengar iil komandi fíggjarlóg tí man nú fer at selja nøkur partbrøv sum geva eingangsinntøkur sum so verða brúktar til rækstri tá er nógv skila betri at brúka tað t at seta tað í ein ein búskapargrunn sum onkur hvur víst á
nú er kemari tíð at takk fyri harra formaður ja takk so í dag
viðmerkingar bjarni hammer tan fyrst ger so væl ja takkfyrhera formaður h nú svaraði jóannes joens ena part upp á tað sum eg ætlaði at spyrja um o tað var hvussu jónes jones metir at vágoyggjun er hvussu vágoyggjun er raðfest í hesi fíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu takkr

ja takk harra formaður ja takk fyri fyrispurningin ja sum eg nevndi so so eru tey tingini sum eru eru góð eru góð altso sjónstýrið flytur vestur aftur tað eri vit glað fyri tað bleiv samstøði longu tvey túsundu dagir so men men so er tað vit hava fingi eina stórur stórur billóðandi sum varð roynt arbeitt fyri og so so eru ymiskonir smáttøgum í lendingarnar í mykinesi og annað sum sum eru góð ting men men tað eru eingi stóra ongan stórar stórar billøpur eg snakka um tað er smá billøpur og og alt er gott og kærkomið men eg meini sjálvur at vit tað næsta verður nokka útiknað av flogvøllinum og og og nakað við ferðsluviðurskiftunum ánna so har eru nógv ting sum eru í væntu av vit mugu arbeiða mær við í so tað verður nokk neyðugt at
játta fleiri pengar vestureftir í framtíðini
ja tak gjóni nólsu joensen ger su væl takk fyri harra formaður ja johanes joansen nevnir nøkur áhugaverd ting í fíggjarlógini sum sum mann hevur hevt seg við sum sum mann kann undrast yvir og og millum annað altso mann kan hyggja tildømis eftir fróðskaparsetrinum har tað verður skert yvirhøvur tað at tað verður granskað í føroyum har er eisini fer mann eisini eftir og og og skapar av tíverri tí tað er ikki til tað betra hugsi eg um tað sum hevur við við skúla og menning at gera men akkurát ein kontu sum sum eisini plingar út her er er hetta her stuðul til fólkaskúlan nú er johanes joensen skúlamaður hvat hvat kann tað hava av týdningi at mann skerir tað hvat verður tað brúkt til íí løtuni og og hvat kann hvussu kann tað ávirka
hjá fólkaskúlanum sum er takk fyri harra formaður
ja takk gerso væl janes joensen akk fyri takk fyri fyrispurningin tað tað sum nú veit eg ikki ordlgat nú heta er ikki eit stórt bolop ikki eit stórt tal men men visti mann hugsar um at hetta er ein tendensur tað vil siga hetta er ein at mann í framtíðini ætlar at skerja spakuliga fólkaskúlan tá mann skuldi gjørt tað øvuta tað mótsatta so kann tað fáa keðiligar avleiðingar men tá mann so hevur kannað eftir hvat ið tørvurin verður framyvir eg eri heilt vísur í tí at vit mugu snakka um vit snakka um nógvar pengar fyri at styrkja fólkaskúlan til taðskal vera í føroyum tí fólkaskúlan hevur ongar sum mann sigur stórar nýggja játtan er fingið í fleiri ár ártíggjurnir kann mann siga uttan tað verður prísaksviðgjørt lønina vera príslaksviðgjørdar og annars kanska smábløpur eg vil siga tað at fólkaskúlin hevur manglað tann stuðulin í tinginum sum hann burdi havt fingið fyri langari tíð síðani so tað er hvussur eitt av aðalmálunum hjá mær eta er at fáa fólkaskúlanum á breydð
gottan aftur takk
høgni hoydal fyran viðmerking ger su væl ja harra formaður tað eri púra samdur í við johanes joensen at fólkaskúlin tykist verða burturgloymdur í langa tíð og tað einasta sum eg havi sæð hesa samgondinvi gjørt il fólkaskúlan tað er at landstýrsmaðuin heldur seg kunna velja teir skúlastjórar kring landið eftir sínum egnu høvdi í staðin fyri ímun til ta skúlastýrini seta tað haldi eg r ein heilt óhugnalig gongd sum vit mug venda aftur til men eg hefti mig við at at at jóhannes joensen segði tað at nú vildihanngjarna taka nøkur mál upp men men hann sá ikki landsstýrismaðurin var í salinum men kundi johannes joensen greitt okkum frá ella lurtarunum hyggjaranum frá hvussu nógv landsstýrisfólk
ella løgmaður er í salinum í løtuni ja takk
so er ta johannes joensengja øtakk fyri ja eg síggi ikki nógv landsstýrisfólk akkura her nú tað geri eg ikki tað hav verið landstýrsfólk her í dag men tað sum eg hugsi meira um tá ið eg snakki um fólkaskúlan ta tað er meiri tað at at mann raðfestir og í mínari verð haldi eg vit hava raðfest fólkaskúlana rættiliga aftarlaga og tá tori eg at siga at alt løgtingið altso fleiri fleiri samgongur aftureftir og tá tori g ikkiat siga nakran fría so eg haldi at vit hava eina uppgáva nú taðr at raðfesta fólkaskúlan frameftir sjálvandi saman við øðrum men eg meini at hann er aftur útsildur
sum støðan er í dag ja takk so er næsturða røða
takk fyri harar formaður tað sum fær meg at taka orðið tað er tað at eg vil gjarna fegnast um tað at fíggjarnevndin hevur sett pengar av til eina reailiteringsstøð útgreiningareinar greiningar og reabiliteringssøð er tað nakað sum vit hava brúk fyri í føroyum so er tað at fáa eina greiningarmiðstøð tað sum akkrá sum kann greina hvat ið tað fyri avbjóðingar fólk hava bæði tá að kemur til ta likamligu sáliga sosialu støðuna vit hyggja eftir ungdóminum okkara børn og ung tað eru fólk sum koma til skaða ella eru blivin sjúk so er tað tey sum ganga renna runt allastaðni fyri at fáa at finna útav vita hvar tær møgulvís kunnu fáa eina tænastu í samgonguskjalinum stendur at vit skuldu era eina yvirskipað reabiliteringslóg og sum tekur støði í tí likamliga sálarliga sosialu støðuni tá tú skalt hava eina sovorðna yvirskipaða lóg so sigur so sjálvt at tú mást eisini hava eina ein depil sum tekur sær av tí uppgávuni tá tað er sagt so er tað ikki ætlanin at mann skalt niðurleggja fleiri funktiónir av hesum her men tað ber til at samskipa og kanska um uppgradera fleiri á teimum tingum sum mann hevur tað eru fleiri fleiri ferðir verið ynski um serliga tá tað kemur til børn sumhava sikuatiskar avbjóðingar at tað er brúk fyri at tað er eitt stað at venda sær til aftaná at barnið fingið staðfest eina diagnosi og áðrenn barnið nakrantíð hevurbrúk fyri at fáa eina deagnosi so er mann eisini tí støðu tað at mann heldur ikki kann seta inn í tann mun sum tað er tørvur á tí so eg vóni við tað at tá mann nú fær eina greiningarstøð greiningarmiðstøð at mann kann taka øll tey allar teir avbjóðingarnar sum eru inni hjá hjá hjá børnum og eg veit at tær eru longu sett ein arbeiðsbólkur umboðandi almannamálaráði heilsumálaráði og kommunurnar og mentamálaráði at arbeiða fram móti at fáa tær í rætti so at vit siga tað um at vit eru eitt sindur frammanfyri og í hesum føri seta so pengar av og í tað sum eg fegnist um tað er tað at í fíggjarnevndini eisini hevur raðfest hetta øki tað vilat siga tað tað er eitt samtløgting sum tekur undir við at seta eina greiningar og reabilteringspil á stovn og út frá tí sum man kann siga við tað staðið ferð eftir ferð eftir ferð evg staðið og tosa upp og niður um at vit vilja samskipa vi arbeiðpá tvør uppá tvørs og tvørfakligt bæði so so og allan hugsandi mátan eg hopi tað at tað nú verður avlívað og a vit nugu sett gongd á hvat vit hava hava tørv á tað sum kanska undrar meg í hesar her broytingini hjá fíggjarnevndini tað er tað at mann hevur lækkað játtanina ella framskrivingina hjá landssjúkrahúsinum við sekstan milliónum og eisini tað at trivnaðartænastan er lækkað við í teimum framskrivingum við seks milliónum og eit barnabati sum er ráðgevandi fyri børn sum hava tað trupult eisini her skorin fyri hundrað túsund krónur tað er akkrát sum tey trý økini sum eg hefti meg mest við sum eg haldi kanska er neyðugt at endurskoða at hyggja eftir og atlandsstýrisfólkini kunna greiða frá hvat ið tað kemur at ávirka h nú hevur landsstýriskvinn at almannamálin hevur síggja hon kemur at taka orðið landstýrismaðurin heilsumáln han hevur boðað frá alment hvat ið hansara hugsan er og eg vóni tað at vit kunnu finna út av tí millum tvær aðru triðju viðgerð um hvat vit kunnu lætta um eg kan eisini fegnast um tað at adodfelagið eisini fingið sett nakrar pengar av tilráðgeving tí at tað er akkurát hesin málbólkurin saman við otismufelagnum tey hava gjørt eina avtalu at tey í felag um atveita heftir ráðgeving sum kanska mest merkja til hvussu trupult tað er at sluat renna runt frá eina skipan ell ein aðra so at kanska at felagið skjótt kann seta inn soeis tað at mann kann hjálpa foreldrunum at finna út av hvat tey skulu gera áðrenn mann lógirnar og alla samskipanin up á pláss at týtt rúm eisini vur fingið trý hundrað túsund tað hevur verið eftirlýst og tað fegnaðist um hetta er tay børnini sum vaksa upp í heimuum sumeru misnýtsla her við rúsdrekka og ella rúsevnum og visu vit ikki seta fyribyrgjandi inn akkurát hjá teimum málbólkunum hjá teimum børnunum so er tað øgiligan trupult so atog eisini tað at viðgerðartilboð til rúsevnismisnýtslu eisini raðfest tað ger so eisini tað at títt rúm eisini møguligst kann fáa meira at gera og eg vóni tað at vit kunna t koma vmssiga burtur úr heildini og tá ið mann tosar um hvathvat økið fær mest so vil eg siga tað tað tey øki ela ella g siga øll øki fáa mest burturúr vistu vit taka reabilteringina og endurmenningina í í fullum álvara tað er har sum tað rakar inn í næstan hvørt eru einasta heim í førou
takk fyri
ja takk so r ta viðmerkingar etva jacobsen ger so væl takk fyri hara formaður rósa samuelsen kom inn á etir her upp á reabiliterings depil huglegða lísan meira um tað altso tað at familjur sum av ein eti aðrari orsøk í lívinum fáa nakað stríðast við at tey kunnu í einum stað fáa loyst tær avbjóðingar sum liggja fyri framman tað meta í hasa samueldsen ikki at tað kann loysa upp hjá ofta visti tað hendir nakað so ertað ikki bara tann sum tað viðvíkur men tað er øll familja rundan um sum fær sum sum fær tað trupult av hesum her tí mann mann veit ikki hvat mann kal envenda seg mann hevur so nógv støð at hendivenda seg í um mann gongur í tóngongd og mann kennir tað frá familjum mann sjálvuri tosa við og tí eg fegnist almikið um at mann at vit virkligan tí vit hava tosað upp í leypar í sambandsflokkinum um at fáa reapulteringsdepil at virka so hvað heldur rósa samensen um hvussutað kann lætta um hjá familjum at tær hava tað einastaði til atvenda

ja takk ger so væl elsu samulsen takkir ha formaður tað sum vit hava tosað um í nógv nógv nógv ár og vit blíva við og hopi tað steðga nú tað er tað at tosa um at fólk skulu renna runt frá einum øðrum stað fáa vit eitt ein greiningarstað ein reapiliteringsdepil har sum vet fáa eina handligsplan sum sigur hvat i borgarin hevur brúk fyri og tann sum skal levera sigur eg kann levera hatta í einum samlagan pakka tá havi eg funnið loysnina og ikki fyrr hetta er tað sum okkara borgarar flyta niðurtil danmarkar til og fáa sum vit hava snakkað um fleiri ferði at tú kemur inn til eina sosiala skipan aftaná tú hevur fingið eina útgreining frá frá øðrum øðrum støðum at so standa sita kanska eini seks fólk rundan umborðið siga at eg kann veita tær hasa tænastu hasa nastu hasa øll koma við síðunum men íg felag kunnu vit loysa í dag er tað soleiðis tað eit barn kann ganga til sálarfrøðing tað fer til heilsusystrina tað fer til omunulæknan tá fyri asradepilin tað fyri barnavernd tafrfyri almannaverkið eingin tosar saman
hatta má steðga
takkfyri harra formaður ja eru samd við rósu um at hetta er her við at eingin tosa saman tað má steðga og eg vóni at hasinar reapliteringstepilini kann vera viðvirkandi til tað men samstundis so sær mann at aade-felagið fær fimm hundrað túsund alt gott um tað autismufelagið sum hoyrir til mann kann siga nakað innan fyri tað sama fær null á fíggjarlógini og trivnaðartænasturnar ella á almannaverki har sum heimaráðgevingin til børn og ungu í av dagad til dømis tað verður skerkt so at tað hangur ikki ordiliga sama man játtar til at kanska eina greiningardepil men hvar skulu tey greina til vissu tær tænasturnar sum skulu vera tøkar
verða skornar so nógv at tær ikki bera til
ja takkgerso væl rósa samulsen takk fyri hara formaður øh nú kemur landsstýriskvinan sjálvu greiðir frá hvat ið avleiðingar tað kann vera fyri tað thonat t framskrivingarjr henni veða skerdar øum tað er heimaráðgeving sum verðu skerd so má vit hyga upp á tað tí tað má bara ikki henda at at ádfelagið færi nakrar pengar men mær vitandi so arbeiði autiadfelagið og atismufelagi saman um hesa ráðgevingina longu nú í dag so at eg vóni at tað at tey finna í felag í tav hvussu tey kunnu brúka pengarnar skynsamt og ráðgeva tí at fleiri avsm børnunum sum talan er um tey eru í báðum bæði innan fyri autismu og adiad so at eg rokni eisini við at tey samskipa tað arbeiðið
eisini ja
jatakk so er tað gjóni nolso joanse ger su væl ja takk fyri harra formaður ja tað var hett her sum rósu samonssen er inni á við teimu har eg haldi mann er pýurin tá ið mann fer inn á teytær tey smáu bløpuni á fíggjarlógini og tí ljóðar tað gott at vissu hon kann samsen kann við sínari ávirkan gera tað galdandi ímillum aðru triðju viðgerð at oga í hvørsfal hasar hundrað túsund áaftur til til barnabata og allarhelst eisini til kanska bæði beran og og kvinnuhúsi og so framvegis at tr tey smáu løtuni gera stóran mun hjá teimum smáu tí vil tað verðu mín áheitan til til samgongu umboði men tað er líka heta her eisinihetta her sum hevur við sum sum vit síggja nú á fíggjarlógini aft her hesin danski stovnurin viðgerðarstovnurin sum eitur nowavi sum sum mann nú knappliga poppar upp og g samstunds sum atn skerjir kanskajáttanina til frælsið og hvørt á sínum so niðurraðfestir mann teir sum mann hevur teir stovnarnar og so kemur ann viðeinum nýggjum tilboði hvat er kann rósa samunsen kanska greiðir itt sindur frá hvat hvat meiningin er við tí takk fyri harra formaðu

ger so væl asu samulsen
takk farmaður tað fatan eg havi av tí tilboðnum er ikki tað er eitt danskt tilboð tað er eitt føroyskt tilboð sum verður etablerað í føroyum og tað er eitt tilboð sum ikki er tað er eitt tilboð til tey sum ikki fáa tænastur aðrasamfrá hetta er tann málbólkin sum hevur fólk sum hava psykiatriskum diagnostum til dømis fólk sum eru blandingsmisnýtarar fólk sum kanska eru við at koma inn í misnýtslu men ikki eru misnýtarar sum eg havi skilt so er tað eftirlýst bæði frá psykiatriskøkinum og innan fyri læknafelagið innan fyri almannaverkið og innan fyri krinaltarsorgina eitt øðrvísi tilboð sum er meira kompliserað samansett har sum serliga hann er tann psykiatrisku parturin liggur aftanfyri í dag er tað so eitt stað at hevur tú sálarsjúku og misbrúk so fært ikki hjálp tí tú hevur ikki tað samlaði ekspertisina aftanfyri hevur tú misbrúk og sálarsjúku so kanst tú ikki fara til avvenningar og hevur tú sálarsjúku so kanst tú ikki fáa viðgerð fyri til sjúkuna tí at tú heur misbrúk so at sum eg havi skilt so er tað tann málbólkurin sum hann leggur seg eftir og ikki eftir teimum sum eru hjá teimum sum eru í dag men tað er øgiliga týdningarmikið at tað er eitt øgilagni gott og tætt samstarv millum partarnar og tað er tað sum eg eisini skilji at tað er og longu er tað byginta etablerað samstarv ja takk so er tað næstu røðari tað er hennry gold
ger sovæleg má siga tað at eg glev eitt sindur kløkkur tá ið eg sá nøkur av úrtslitunum av hesum her nøkur eru fín samsýluvís tað vild so vera at men okkurt finnur mann sum er gott men tá ið mann snakkar um at mann fer at avtaka gjald fyri flutning nakrastað í landinum og so ferá at leggja temaná eina aðrastað tá beginnur mann at siga tað hvar er mann nú komin hvar hvussu hvussu hangur hetta saman at mann mann sigur at tað sum mann gevr bíligari einasta tað skal mann taka inn aftur enna aðrasta hvør er tað sum stendur modell til at at sovorðnkað skal finnastað eg eg má siga tað eg trúði ikki mín egnu oyrum og eygum tá ið mann tá ið mann er upplivir at mann í tvey túsund og endarnar á tvey túsund og einogtjúgu fer at hækka flutningin altso frakt gjaldið til tir sum framleiða í einum øking til tæir sum framleiða tað er tað mann hekkar teir eru altso í báði hava okur nøkur virkir sum eru harðari kapping í harðari kapping við aðrari runt um og so sigur mann fínt at teir sum eru runt um teir skulu einki betala tær fara niður taka gjaldið av og tar leggja okur omaná hja hini sum eru frammanundan og støðan er tann at at nøkur av hasin virkini flyta vøruna báðar vegir tað flyta vøruna báðar vgin tekur tó tangavirkiðvági so flytur tað jarn til vágs á trelarin og tekur tú trollemarvirki so flyta tær jarn til vágs á trelarun og tekur mann timberhandilin so flytur hann tilfar á treælarum sum mann so sendur út aftur í harðari kapping men oftani vinnur á á á á øðrum og tí er tað nakað so ófatiligt at hetta er komi inn í í systemið og at eingin tíbetur e er tað onkur eg seti meg álit á teir sum hava verið úti í dag siga tað gangur ikki umframt tað so skulua teirra sær bilar betala eyka vegskatt og eyka gjald fyri bensin og og diso tað er ófatiligt at mann setir kappingartreytirnar til nakrar so harðar at teir klára ikki at at at halda tørm jeg setir mítt álit á at nsigur formannin eg havi skilt að lagnum sitandi formann at hann er heldur ikki gleaður fyri tað og og nisman hugsar um at onkur sum upprættar ella fer í gongd við einum nýggjum virki so leggur mat ikki har sum mann frammanundan fer at vita at tú kant riskera fyri tað fyrsta eta tað dýrasta flutningurin og tað riskera at tú fær ein eyka flutning tað er ófatiligt og og og altso eg má næstan siga at eg haldi ikki mann ikki loyvi at brúka eg bleiv frætur men tað tað er líka við altso eg ealtso eg eg var sjokeraður at síggja at gjaldið fer upp hjá teimum sum flyta til til il til fabrikatión til til framleiðslu tí nógv fólk okur hava ikki so øgiliga nógv virki í føroyum sum framleiða nakað uttan fisk og sum fáa tað bera til og so sigur mann bileru hvat nú skuldu okur betala eittlítiðsindur afturat ikki bara tlítiðsindur afturat men fleiri gjøld afturat tað er heilt heilt ófatiligt og og og eg havi ringt við at trúgva at tær sita seytjan fólk inni her sum taka undir við tí eg trúgvi ikki at tað sita seytjan fólk inni er sum taka undir við at nakar frabrikki sum eru arbeiddar upp av hendrum og menn som og kvinnur sum hava arbeitt við hendrunum at fáa tað at hanga saman og eiga eitt stórt rós fyri at teir hava fíngidar hanga saman at nú fáa tær nevan daarn ein akkuran so eg ger so væl betalið eyka fyri tað at nøkur onnur skal sleppa frá at betala tað gangur ikki og ómøguligt skal tað ganga ómøguligt at tað ber til og og og og umframt ta siglingina sum er at at at at eingin hevur roknað við í suðuroynni at tær sul papa frítt at sigla eingin hevur roknar við tí men mann hevur snakkað um leingi um at koyra prísir niður á rímiligt støði men men men nú tekur mann av at at soleiðis at øll onnur skula fáa tað bíligari so át samanlagt so er hetta tað tað tað størsta problemið sum okur hava í dag í sambandi við við við við vnnuvirkir í suðuroynni eg hopi at man her standi til a skjóta heftar niður at skjóta heftar niður at mann leggur gjaldið gjald omaná tey framleiðslu virkir sum eru tey hava tað nokk tungt sum er í forvegin og tí skeldur leggja eyka gjald omaradið tað er tað sum eggjargjarna alt annað tað kann mann diskutera um hetta er uttan fyri markið langt uttanfyri
takk fyri ja takk nei hatta orðið sum hanrik nøgdrigur er nokk ikki eitt somuligt orð á røðrapallinum men annars so er tað viðmerkt
tað er syristemberg ger su væltakk fyri hara formaður ja eg heri eisini htta sum hann ikki loyvir til at siga eg haldi heldur ikkitaðe ílagi tað sum hann ger eg haldi tað er so langt burtur frá tí og tað er sjálvandi at riggur smeitur fyri vinnuna í suðuroynni at fara at hækka farmagjøldini fyri at lata nøkur onnur a koyra ókeypis eitt er tað at tað gongur hart út yvir okra vinnu men tað fer at ganga út yvir allar borgarar suðuroynni tí at øll okra vara verða eisini innflutt so at sjálvandi fyri kostnaðarstøði eisini upp og eg skilji ikki at løgtingið kann gera tað og eg skilji so slett ikki tað at suðuroyingar í samgonguni kunnu gera tað og suðuroyingar sum stuðla samgonguni tað gongur heilt yvir mí forstand
ja
esvælhieg eri púra samdur ja fyrst fyri a siga tað at eg var klárur yvir at tað bleiv at vera átala preatorir men eg fann einki annað orð at brúka tað var tað sum var problemið eg fann einki annað orð at brúka í hasari førum eg eri samdur við siri stenberg um at tað er tað er ein avbjóðing tat reka viri sum framleiða úti á landið tað er tað bíligasta at siga nærmærin molandi í havnær er nemmari e etað og og á tí skeldur at siga at at leggja omaná ssteinr umannabirði tað er forlagt úti oso kann manv

jatakk so e ta bjarni hammer ger suvæl takk fyri harra formaður eg eri samdu vð hennegold at tað er so langt úti at mann evur ikki orð fyri tí eg próvi at hyggja akkurát nú at at inntøkunum inntøkurnar hatta vil vera eina hekking á sirka fimmogtjúgu prosent í farmakjøldum tað eru onnur virkir enn fiskur eisini har suðuri tað sum mann sigur er mann sigur at legg ikki nakað framleiðslu virki úr suðuroynni sum hevur brúk fyri flutningi yvirhøvur nakrantíð so tað betalir ikki ikki flyta veg til vágarnar ella onkrarasins bara ikki suðuroynni eg veit ikki hat man skal gera men fíggjarnevndin má taka tað burtur og tai mum vera beinanvei
takk fyri formann
ja takk ger so væl hennigold ja takk harra formaður eg eg eri púra samdur við tí at at tað vil altíð vera soleiðis hat tann sum beginnur upp á nakað at hann hyggur eftir hvar komi eg frægast burtur úr tí tí tað er tungt sum eg eri forviðium og tað er ein tað er ein fantastiskur innsatsi hjá teimum sum fáa tað at bera til altso eittur í føroyum at tað fáa tað at bera til í føroyum at at at framleiða nakað tá ið tú skalt innflyta tað sum tú framleiðir við tú skalt innflyta tað sum tú framleiðir og skalt tú framleiða nakað og so senda taðast higaftur og ta eina virki enda sendir næstan til verins enda og tað kostar eina formuð so tað er alla æruvert at tað ber til tís heldur at kona leggja steinr omann á tað er hoplayð
hopleyst
ja takkso er tað akse vían soðu jhansens s í hat eg vit mgt ski ger so væl ja takk fyri harra formaður henni ígolhann gloymdi eitt avgjald tá leggureisini eitt avgjald at tungoljuna so tungaljan verður dýrari tað inniber alt annað tað veður dýrari hjá sev at framleiða av streym soleiðis at streymprísurin nokk hjá øllum fyritøkum í húsarhældir í føroyum fyri at durkan annars hatt taði eg spyrja henni í gold um umsamgongan setir ein eina millión av til partapening til pfs strandferðslan nú skal strandferðslan smyril og onnur standfarararskip leggja seg í partavfelagnum
heldurheni gold um tað
tað hevur verið hetta ynski í øgiliga langa tíð hjá at fáa lagt altso mann mann mann mann livir politiskt av at fáa limir inn í nevndarlivið so nógvar lemdarlimir allastaðina sum møguligt og tí vón at í tí vón at so fær mann eina stemmu frá teimum og tað hv tað hevur ongantíð í søguni komið so skilja ígjøgnum sum akkurát lúð hesa síðstu mánaðinar ongantíð so skilji eg gjøgnum og og og og tað at at leggja partafelag tað er næmast at saka verin tað er gott at g eiga við hondina til at selja og tað er eitt ting sum minkar um arbeiðsinnsatsin hjá hjá tólki í suðuroynni sjálvandi leggur tú tað til eitt felag sum hevur tað tingið frammanundan og so er tað so øgiliga nevnt tað sigur mann ókey kur útlisitera tað sum jørgun niclasen er spesialistur í útlit siterað til øðru umframt tað at tey virkini sum nú framleiði í suðuroy tað skal eg fáa eitt eykagjald av eleksiteti eitt eykagjald á leksiteti altso fer er stillar um ann mast takka vera

jatakk so er tað næsti viðmerkin a billjustinusen ger suvæl harra formaður eg veit ikki oriliga hvar eg skal byrja men hennrik old fílist á hesar her fimm milliónirnar sum tað kostar meiri hjá vinnuni í suðuriy at fáa eitt nýtt farmaskip sum kostar tretivu milliónir og trýogtjúgu miliónir í árligum rakstri sum kemur at gera tað betri hjá suðuroyingum so teir sleppa frá at standa og bíða á kaiin hvørt vikuskifti og mitt ug viku og harumframt so ætlar andstøðan at taka tvey hundrað milliónir í tilfeingisgjaldi frá millum annað bakkafrost og varðanum pilagik sum eru tær fyritøkurnar sum verða raktar av hesu her fimm milliónunum sum eru í hesum uppskotunum altso andstøðan ætlar at taka hundrað og fimmoghálvfems milliónir meiri frá hesum fyritøkunum og so stendur hennrik old og snakkar um nøkur farmagjøld og eitt lítsindur av hægri leksitetrokningum altso er tað fyri at at fyri at kasta roykslør út at mann gloymir at nevna tað sum andstøðan ætlar at gera og nevnir hesar her piparnøturnar sum samgongan

mlisinus visti ikkihvat hann skuldi beginna hann skuldi slettiski verið begyntur tí hann tað sigur eitt sindur um hvat hann veit um framleiðslu í suðuroyni koma ein túr til vágs og hygg eftir hvat mann framleiðir mann framleiðir verður nøkur ting sum verða send út um alla verðina enda ingframleiðslu sum verður ført báðan vegin tað verður ført báðar vegir og t til stóran heiður at teir fáa tað ber bera til at tað fáa tað bera til at flyta tingini báðan vegin og nú skal mann leggja eitt eykagjald á tað øll slyp skulu hava eitt eykagjald og tað haldi eg fullkomiliga burturvið at mann keypir eitt gamal skip a t at lat tað so fara tað kann vera at tað fara at roynast nøkulunda meg meg ein millum loysn men tað ggtað rættar ikki fraktin verður tikið framum sum nú er so smiril siglið við frakt og frakt stendur ikki eftir et mingja eitt tað kemur næstan ikki fyri uttan á fríggjakvøld at fragt stendur eftir og tey flestu fólkini hava forstáilsi veri sum sum sigla til suðuroynna aftur og fram at fraktin skal ímillum ta
ha su okur liva av ja tagt so tað sagt
so er erhard joensen fær eina viðmerkin ger so vælja takk fyri hara formaður eg haldi ikki at mann skalskal also til einkis gera tað at ruðuleiki hevur verið á á suðuroyarleiðini í nógv ár í nógv ár og tað er rættiliga nógv fólk eldri sum yngri sum hava havt stórar trupulleikar av staðið í bíðitíð í tímavís kom norður tíðligani í morgun avstað skula avstað aftur aftur klokkan ceks sjey vøldi slopin avstað klokkan tíggju ellivu kvøldið mapeóøust ikki at niðurgera tann týdningin av at fáa eitt møkkskip hinvegin so eri eg samdur við hennikold í at fyri onkrar fyritøkur skulu okur kanska fara hyggja upp á hsir gjøldini og eg skal í hvussu ser taka tað á mín kappa í fíggjarnevndini at fara og hyggja eftir hvussu kunnu okur skrúva tey so rættvíst saman at at tað í hvussu so ver ikki kemur at vera til nakan skaða fyri tær smáu fyri
klokurnar í suðuroyis takk fyri
ja takk gerso væl hennigold ja takk harra formaður tað hava so altíð ein troyst mann kann hyggja ter aftur kaltso hann kemur serliga av avlýsingum tað at at skipið sum nú er avlýsir so tíðigt tað tað skapar ein ávíssa ruðuleika tí at tað eru útflutningsfyritøkur sum skulu bestemtar dagar á stað o og og og at okur onnur kanska koma serliga okur sum koma í síðstu løtu at okur kanska ein onkran túr verða verða við sveðisu tað tað tað hevur mans so livað higartil við men men tað er púra rætt at at sjálvt fylgjaligt hoyritt ikki hesar tíðini til at mann mann stendur á kaiini her eg við eitu víðari so at at men tðtað ki sum eg havi fortraðav so og havi havi ilt av te er at tað kemur eitt eyka gjalda teir sum framleiða tað er ikki nevnt at framleiða í føroyum nakað sum tú skalt flyta tilfarið inn í landið við og minnist til at strandferðslan liggur á tvørori og hon er ikki farin har frá enn tann dagin tú hevur gjørtar hetta partafelag so er tað nærmasta sakað av veruti at siga fínt
okur okur útlisitera eitt land ja takk
so er ta pallarenatigvun ger so væl takk fyri formaður takk fyri ina góða røðu hennikold h eg kundi hugsað mær at spurt henrikold hvat hann sigur til hendan samferðslupakkan og hvørji útlit tað hevur fyri at ávirka framtíðar vónirnar um ein suðuroyartunnil altso tað at samgongan nú ætlar at taka burtur gjøldini í norðoyatunnilnum og vágartunnilum onkursvegna havi eg sæð tað sum eina eina eina eina framtíðar mynd at vit øll skuldu bara eitt sindur av brúkarafígging fyri millum annað at fáa sandoyartunnilin til veruleika og at fáa suðuroyartunnilin til veruleikar hvat sigur hennrikold metir hennikold at at hetta her at vit taka brúkarafíggingina burtur kemur tað ikki at ávirka eina eina møguliga loysn vítjandi suðuryartunnilum sum eg haldi er øgilig
verða neyðugur at fáa sett verk takk fyri
ju ára formaður ja tað er tað er eingin ivi um jørgun niclastaprátir siga sog vísirtú at at tað skal betalast allíkavæl og fekkat tú um skaran sum betalur tað sum eg haldi er tað er so heilt ó fatlir tað er tað at allir tenn rúgva av útlendingum útlendskum bilum og útlendskum iðiat sum leiða bilar í føroyum a teir tat koyra gratisk a tað er heilt ófatigt at at mann er komin til ta niðurstøðu a j je altso útlendingartæra nakað et lag hatta kann a føroyingar ornaði yvir yvir skatt o yvir avgúvin og eyka bensingjald og eyka vegskatt útlendingar sum koyra her aftur og fram teir betala hvørkin gjald av hesum ella hasum og tað er tað man man man mann leggur yvir á føroyingar og eg næstan taki ikki sindur vágarfólki tí eg havi verið ein kanska á tá ið tað stóð á at gera hetta her men sættaði verða p á talið tá ið tá ið vágar tullið beiv gjørdi so okkurt so hann aldrin dagsins ljós tey koma angran tað ein dag tá ið tá hiðman stendur við
allar sær avtalurnar sum hann hevur í dag um pumpuverku og skipaspiðju og hvat tað skal vera tá ið tey standa við ongantíð í øvðari
næst at røða verður ingilin didisenstrøm ger so væl ja tann framfísni orkuog umhvørvispolitikkurin hann er heldur ikki at tóma í hesum her førunum heldur so sker mann av tí egvarka sindrinum sum varð sett upp á tí upprunaligu fíggjarlógina mann skerjir til dømis umhvørvisverndartiltøk við hálvtrýss túsund krónum man verur jú troyttur av at endurtaka tann kritikkin men veruleikin er at mann ikki hómar nakrar politiskar ambitiónir á umhvørvisøkinum yvirhøvur tað einasta sum hendan samgongan hevur gjørt er faktist at forverra ta uppskotið sum var frammanundan sum mann setti í verk við mvegfrítøku í síðstu samgongu og til elbilar og nú um at forverra tað við at geva emvigfrítøku og brúka pengar upp á at at eggja fólki til at keypa nakrar dálkandi bensinbilarso her eri ikki ordiliga nøkur umhvørvispolitisk raðfesting har er eitt stórt minus á umhvørviskontuni aftur í árh og so kann mann eisini siga altso tað leypi eg í eyguni at men eisini hækkar játtanina til kolagrefstur við trý hundrað túsund krónum h tað er rættiliga langt frá einum framt físnum orkupolitikki tað haldi eg at vit øll kunnu taka undir við visu vit so hyggja eftir náttúrupolitikkinum so leyp damær eisini í eyga at samgongan hon ætlar at seta fimmhundrað túsund krónur av til smápartafelagið jarðir og har hevur mann sett eina orðing sum eitur at tað sum mann ætlar tað er at styrkja feløgini í teirra menningarpolitikki altso politikkmenning og kanska skuldi mann heldur sett hesar fimmhundrað túsund krónurnar av til landsstýrismannin sum situr skal gera ferðavinnupolitikk ella gongdu haga sum mann kallar tað øtí er tað nakar politikkur sum manglar at blíva mentur so er tað tann ferðavinnupolitikkurin og tann lógin um gongud í haga sum vit nú hava snakkað um øgiliga leingi osum ja einki úrslit er komið burturúr enn og hetta er faktist eisini ein rættiliga stór raðfesting hesar her fimm hundrað túsund krónurnar í mun til at mann hevur barberað av øgiliga nógvum øðrum smáum feløgum gransking skal skerjast yvirhøvur allastaðni har sum mann kann skerja í granskingarráðnum á setrinum í granskingargrunninum ókifólkaskúlin skal skerjast almannaverkið skal skerjast við einari komma fimm milli landssjúkrahúsið skal skerjast við sekstan milliónum tað var nógv nevnt í dag og eg vil eisini líka sum nógv undanfarin mæla til at mann strikar hesa her skerjingina javnstøðumál tey skulu eisini skerjast javnstøðmá a teð skuldu skerjast við trý hundrað túsund krónum og tað er rættiliga undrúnarvert tí heldur mann at mann at mann virkuliga er komin á mál við javnstøðu her í landinum eg vil heita á løgtingslimur og landsstýrislimur um kanska athyggja rundan um seg og fortelja mær um vit á politiska víðvøllinum eru komin á mál tað haldi eg ættiliga lætt at at síggja tað eru vit ikki tað sama við vinnulívinum ella í mun til kynsligan ágang og harðskap í parløgu játtanin hjá barnabata hon verður skerd við hundrað túsund krónum barnabati tað er eitt felag sum veitir óheftað o neutrala ráðgeving til børn sum eru í tráð við eystursáttmálan frá níggjuogfýrs umbarnarættindi tað hava vit øll eisini viðtikið í løgtinginum øhog so kann mann undrast á at hesar her hundrað túsund krónurnar tær eru so heldur raðfestar sum stuðul tilfelagsskapin provita sum arbeiðir við einum heilt ávísum politiskum endamáli og harumframt er átrúnaðarliga heft tað haldi eg faktiskt eri úti um um alt mark at mann skal brúka skattaborgarans pengar til at fíggja felag sum arbeiðir politiskt upp á hendan mátan tá ein felagsskapur sum barnabati sum hjálpir øllum á einum neutralum grundarlag skal skerjast tað haldi eg eri undrónarvert øhtíðin er stutt men eg vil faktiskt siga tað so greivt sum at alt tað sum kann menna okkum til eitti modernað framkomusamfelag við umsorgan fyri okkara borgarum tað tað tað verður skert so einfalt haldi eg mann kann mann kann siga tað og so kann mann gera sær tankar um hvar tað setur okkum sum samfelag aftaná nøkur orð við

serliga hugsi eg tey um nú nevnir eftir at allastaðni sum mann kann skerja gransking hevur mann skorið granskingina niður kundi eg hugsað mær at nú fekk inginin dittriksen strøm ikki fær nærri enn á tað men eg kundi hugsað mær at hon segði eitt sindur meira um hvat tað er mann skerjur innan fyri granskingina og hvørjar avleiðingar hvat tað merkir fyri okkara samfelag at vit kanska leggja í so lítið í at byggja okkara støðutakan upp á vitan sum hetta signalið verður
sent út til takk fyri
ger so væl ja takk fyri viðmerkingina ja mann mann skert setrið fróðskaparsetrið tað verður skert við tveimum milliónum og tað er á tí økinum sum snýr seg um um gransking og granskingargrunnurin verður eisini skerd so at tað her er hetta er pengar sum alt verður brúkt til ja til gransking og til at hækka vitanarstøðið í føroyum og eisini vit eru jú øll ið vit hava snakkað nógv um politiskt at vit skulu eggja fólkið til at flyta heim til føroyar vit skulu eggja fólkið til at verða verandi í føroyum og í sínum ungu árum seta búgv og fáa sína familju at vera her í landinum við at útbyggja okkara fróðskaparsetur og kanska seta nakrari útbúgvingarastovn sum eru tær seinnu útbúgvingarnar og tað eydnast mann í øllum førum ikki við tá ið mann velur at skerja upp á hendan

gjóni nólsu joensen ger so væl ja takk fyri harra formaður ja áhgverd røða hjá ingilin didrisen strøm har hon nevnir nøkur ting sum sum hann undrast á í hesari fíggjarlógini altso títí tí tað eru nøkur ting sum sum ordiliga standa sum mann heftir seg við sum sum man undrast á at mann yvirhøvur tímir at fara at beskeftja seg við atskerja ú nú eðu tømur nevnthetta her við barnabata og og og øðrum har eg eri av tí at fatan at at allir teir felagsskapirnir bæði beren og kvinnuhúsi og húsi og og so framvegis skuldu verið eggjaðir til at gera enn ov betri arbeiði fyri at at økt kanska tær játtaninar við smáum boløpum tað haldi eg men so er taðheta her og og tey tey økini sum sum annars hava víst framburð til dømis ferðavinnan vistu ferð og einland verður skert í staðin fyri at eggja líkasum til at hvussu gera vit hetta her og kanska fara í ein diolog og so gevur mann jarðir fimm hundrað túsund har tað stendur politiskt positivt skrivað í fíggjarlógini skal brúkast politiskt altso trappar mann ikki okkurt upp
er altso hvat hvat er hvat handlar hetta er um takk fyri harra formaðurja
gersovæl ingilin didisenstrømja mann kann jú undra seg á hasar fimm hundrað túsund krónurnar sum eru ja mann visti mann hyggur á fíggjarlógina so sær ma eitt sinur at ta er tiknar frá vstfæra og einlansa koyrdar upp á hjá jarðar a tað haldi eg at mann sær rættiliga væl í hesum her broytingaruppskotinum til álit og tað kann mann so undra seg yvir hví so er at mann skal menna politikkin hjá einumsmápartafelag í staðin fyri at menna politikkin innanhýsis í í samgonguni kanska og ja hendan her ferðapolitikkin sum vit øll bíða eftir men eg vil so eisini siga tað at tað er tað hevur nokk heldr ikki verið lætt hjá meirilutanum í fíggjarnevndini at skula barbera eina fíggjarlóg upp á hendan mátan tá ið fíggjarstýringin hevur verið so út av lagi ábyrgdarleys og vánalig hesi síðstu tvey árini so taðr heilt sikkurt ikki verið lætt tað skal eg eisini

so erena viðmerking ger so væl hara formaður øhmen hevur minnilutin seg eisini skert í bæði fiskivinnuroyndum havbúnarroyndim vinnuframa og í landbúnaðarroyndum soleiði sum eg síggi tað og lesi hesi her broytingaruppskotini so er tað fullkomiligt samanfall ímillumat fiskivinnuroyndir verða minkaðar við tvey komma fimm milliónum havbúndarroyndir fimm hundrað túsund vinnur frami við tvey hundrað túsund landbúnararoyndir tvey undað g hávtrýss túsund og tað er bæði minnilutin og og og meirilutin so hvar hvar er hvar er hendan her hesin her mótviljin frá bara meirilutanum er tð ikki akkurát sama sama støða hjá minnilutanum
takk fyri
eg víski á granskingarnarnei á skerjingarnar sum eru innan fyri granskingarøki í føroyum og tær eru í meirlutanu hjá nei hjá fíggjarnevndini og tær eru av granskingaránum av fróðskaparsetri føroya og granskingargrunnunum tað er ikki við í álitunum hjá

meirilutanum tað eru erhard joensen og jágun mikkelsen og khristin mikkelsen og eg sum hava skrivað álitið hjá meirilutanum og vit hava hugsavnað okkum um ati fara ígjøgnum fíggjarlógina við tí endamálið at vita um tað ikki ber til at taka eitt sindur av luft úr systeminum vit hava havt góðar tíðir í nógv ár og nú havi eg provað at sitað í fíggjarnevndini úti eitt síðani tvey túsund og níggju tað vil sega í tólv ár og tað er ofta tað sum hendir tá ið tíðirnar eru góðar so vís tað seg sum at útróiðslurnar á fíggjarlógini hava hug til at vaksa skjótari enn gott er og tí settu vit okkum fyri við tí saman við nýggja formanninum í fíggjarnevndini erhard joensen at vita um tað ikki bar til at tappa eitt sindur av luft úr og sum erhard joensen var inni á í sínari røðu so so er tað ikki visti at vit hava rakt rætt allastaðni og sjálvandi eru vit greiðir yvir tað og eru sinnaðir sjálvandi eisini til at ganga í okkum sjálvar um so er at vit hava rakt skeivt onkustaðni men eg havi hug til at fara inn á onkra av hesum kontunum sum hava verið frammi í dag nú var ingilín didrisen strøm uppi og tosaði um at vit hava skert í gransking og hon nevndi millum annað fróðskaparsetrið har havi hug til bara at taka tvey tøl sum dømir undanfarna samgonga millum javnaðin íg tjóðveldið og framsókn í tey fýra árini tey sótu tá hækkaðu tey játtanina til fróðskaparsetrið við sjeyogtjúgu komma átta og tey hava nógv stór og føgur orð um hvussu týdningarmikið tað er at raðfesta útbúgving og at føroyingar skulu flyta heim aftur og at teir ikki mugu flyta av landinum og sovíðari men hendan samgongan hevur hendan her borgarliga høgravenda samgongan hevur raðfest fróðskaparsetrið meiri enn undanfarna samgonga vit hava raðfest fróðskaparsetrið við seksogtjúgu eini hálvari millión í trý av teimum seksogtjúgu eina hálvari millión hava vit so loyvt okkum ella skotið upp at taka tvær milliónir burturav aftur so framvegis so liggur okkara uppraðfesting næstan ja hon liggur faktiskt framman fyri uppraðfestingina hjá undanfarnu samgongu so eg haldi ikki at eg taki ímóti atfinninginum frá andstøðuni tí at hon hevur ikki sjálv livað upp til sínar egnu atfinningar og tað eigur mann í øllum førum at royna at og tá ið vit so taka tað sum formaður í javnaðarfloksins var frammi við so sigur hann tað at vit hava havt ein øgiliga stóran vøkstur og tað er rætt vit hava tað fyrsta árið tá ið vit sótu tá valdu vit at seta verk aftan fyri tey orðini sum vórðu søkt upp til valstríðið og sum eisini uppskot vóru frammi um í seinastu seinasta valskeiðið at vit skuldu rætta teir feilirnar sum vórðu gjørdir í sambandi við fólkapensjónirnar soleiðisnar at vit koyrdu grundarupphæddina uppaftur á nivo og gjørdu aðrar broytingar í tá ið eg lesi tølini so hækkaðu fólkapensjónirnar í undanfarna valskeiði við fjúrtan komma fýra milliónum meðan tær í hesum valskeiðnum hesi trý árini vit hava sitið eru hækkaðar við hundrað og seksogtjúgu milliónum allíkavæl so fór aksel johannesen eina sjarmuferð kring landið og greiddi frá og sendi sendi fín kort í hvørts einasta hús at fortelja pensjonistum hvussu nógv teir høvda fingið meir afturat nú kann tað vera at okkurt annað liggur aftan fyri hesi tølini og tað vænti eg giti at aksel kanska fer at greiða frá men hetta her eru tølini soleiðisnar sum tey síggja út á fíggjarlógini og tí vil eg siga at ein partur av tí sum undanfarna samgonga gjørdi var at leggja útreiðslur uttan fyri fíggjarlógina millum annað við samhandsfasta tey tølini síggjast ikki her men tey liggja úti í samfelagnum sum ein hækking til allar borgarar á avgjaldssíðuni og til vinnulívið á avgjaldssíðuni samstundis sum pensjonistarnir sum fingu hækkingu í samhaldsfasta men tey liggja ikki á fíggjarlógini og tí er tað kanska lætt at skjóta okkum í skógvarnar at vit hava hækkað fíggjarlógina við átta hundrað og fýraoghálvfjerðs milliónum meðan undanfarna samgonga hækkaði fíggjarlógina tey árinni tey sótu við sjey hundrað og seksogtretivu milliónum men tá er hækkingin í samhandsfasta ikki við og hon var ikki so lítil nokk um tað vit hava framt nakrar skilagóðar raðfestingar á fíggjarlógini og eg fari skjótt at taka nakrar av teimum tí at summar av teimum eru slettiki nevndar her í dag millum annað minnist eg í fjør at tað var ein øgilig gangur um at vit høvdu skorið í játtanini til film í ár hava vit hækkað filmsjáttanina við eini hálvari millión ikki eitt orðið verður sagt so sum eg havi fingið við í dag í sambandi við tað men tað hava vit gjørt og eg giti at fólk sum hava varað av tí gleðast um tað annars hava vit sett av hálva aðru millión til at vit kunnu fáa eina frægari sendistovu í moskva frægari høluðsumstøður vit hava hækkað ð neyðhjálp og menningarsamstarvskontoðina við trimum milliónum vit hava sett av fýra hundrað túsund til fablabb í vági vit seta eru við til at seta á stovn ein fólkaháskúla í nesvík sum faktiskt er ein bíbliaháskúli við einari komma trimum fimm milliónum vit seta hálva aðru millióni av til ítróttarháskúla í suðuri vit seta av fimm hundrað túsund til konservator í suðuri vit seta av trý hundrað túsund til mentanarhús í fuglafirði vit seta av og hækka játtanina til ísf við tveimum milliónum ísf sum mangan følir at tey eru forsøvd á fíggjarlógini tey fáa ta játtanina sum tey hava ynskt at fáa og tað fegnast vit um vit hava sett fimm miliónir av til mentanarhús í klaksvík sum er eitt framúr skarandi og spennandi prosjekt og sum kemur at tæna klaksvíkar býi væl og øog øllum føroyingum ivist í onga løtu í og vit hava givið kraft aftan fyri verkætlanina at fara undir síðsta byggistaga av miðnámsskúlanum á kambsdali har standa tvær milliónir og vit seta fimm milliónir afturat av soleiðisnar at verulig gongd kann koma á ta byggjaríið vit hava eisini sett fimm milliónir av til eina fótbóltshøll sum hevur verið eitt mál í løgtinginum í nógv ár eg haldi polla reynatúgvu var fyrsti maður sum kom við einum ítøkiligum uppskoti um fótbóltshøllur í føroyum og tað hava vit sett fimm milliónir av og vit vita at fsf hevur ætlanir um at vera við í einum slíkum prosjekti og at tað kunnu koma pengar frá uefa til til eina slíka høll so vit hava sett vit hava raðfest nøkur øki á hesari fíggjarlógini harumframt so hava vit gjørt ein samferðslupakka sum eg haldi er ómetaliga góður fyri suðurøki í føroyum við tað at vit seta eina nýggja fergu inn á suðuroyarleiðina altso tað vil siga fergan er ikki nýggj men leiðin er nýggj sum kostar upp móti tretivu milliónum og sum kemur at kosta trýogtjúgu milliónum í rakstri hvørt ár umframt tær knappar trýss milliónirnar sum smyrjilkostar í rakstri hvørt ár øtá ið mann so telur hesi tingini saman og hoyrir serliga tingfólk úr suðurøkinum fílast á at vit brúka seks milliónir samferðslupakkanum til at gera tað ókeypis í norðoyatunlinum og vágatunnlinum so skilji eg einki eg skilji einki tí hesum økinum búgva hálvfems prosent av fólkunum sum bera ein ógvuliga stóran part av tí samlaðu skattabyrjuni í føroyum og tí haldi eg ikki at mann eigur at venda tingunum pá handan mátan tað loysir seg næstan ikki at hava eina umsiting av tunnilsgjøldum í norðoya norðoyatunlinum og vágatunlinum og gjøldum at fyrisita koyrisstuðul og sovíðari tá ið upphæddirnar blivnar so lágar vit halda tað lyftið sum varð givið fyri nógvum árum síðani at tá ið tunlarnir eru útbetaltir so verða teir ókeypis og tað lyftið skulu vit eisini halda tá ið eysturoyartunnilin sandoyartunnilin og suðuroyartunnilin í sínari tíð verða útbetaltur og vit hava sett fýra milliónir av á fíggjarlógini til at seta gongd í ein suðuroyartunnil og tað er ein veldig prioritering og ein solidarisk prioritering í einum samfelag sum okkara í dag suðuroyartunnilin sum sambært landsverk kemur at kosta yvir fimm milliardir eg eg trúgvi ikki at hann kemur at kosta tað men tað tað tað e eingin grund til at lurta eftir mær í tíman oygur at lurta eftir serfrøðini men vit ynskja veruliga at uppraðfesta suðuroyki og at ðubæði sandoyggin og suðuroyggin vera partar av restini av føroyum og e ivist onga løtu tí vit fara at fáa ein kempifólkavøkstur í hesum økinum inni í framtíðini og tað fegnast vit øll um tí vit ynskja øll at vera partur av hvørjum øðrum og tað er tað sum liggur aftanfyri hendan her samferðslupakkan og tað er eisini ein partur av hesari
hjarlógini sum vit hava lagt fram takk fyri har formaður ja takk tá tú viðmerkir tí er rutt vatn til fyrst at gjørt svar
orsaka høgni hoydal í fyrti ger so vælja harra formaður eitt má eg so geva billi justinussen hann er ein ótrúliga góður apologetur altso ein bøtuflaka berari og ein apologetur fyri abrdaloysi í búskaparpolitikkinum eg eg havi tað áliti á biljustinussen at eg haldi at veruleikanum sær væl hvat tað er sum hendir at mann hevur temt allar kassanir sum stóðu á spræn tá ið hendan samgongan stó við og so roynir mann at pakka tað inn í ymisarumberingar og tað sum eg fílist á røðuni hjá biljustinussen hann skal sjálvandi hann skal sjálvandi verja sítt men tað er at hann kallar tað sum fíggjarnevndin hevr hevur gjørt fyri at tappa luft altso tað haldi eg ikki virðiligt at siga at vit tappa luft hjá barnabata vit tappa luft á landsjúkrahúsinu vit tappa luft hjá teimum sum tørva mest so akkrát í hasum fari á heita han um at hava eitt øðrvísi slag av av orðingum hóast hann er kanska tann einasti inni her sum sær út til at nýta orku til at verja politikksamgongurna men hini eru ferð við at flýggja skíggjandi un
undan øll tí sum sao
ja takk bjørt frá titri sínussennei harra formaður eg eri ikki apologetur hjá øðrum enn mínum egna politikki eg føli meg at eiga ein part av tí politikkinum sum liggur í hesari fíggjarlógini og havi verið ein partur av honum frá byrjan av og eg eri stoltur av hasum tað bleiv nógv snakkað um áðrenn fíggjarlógin bleiv lagt fram at jørgen niclasen hevur ongantíð lagt eina fíggjarlóg fram við yvirskot men tað hevur eingin sagt í dag tí tað ber ikki longur til at siga vit hava verið við til at lagt eina fíggjarlóg fram sum hevur eitt yvirskot og hon hevur framvegis eitt yvirskot og tað arbeiðið sum vit hava gjørt í fíggjarnevndini hevur gjørt at yvirskotið í veruleikanum er sjeyogtretivu milliónir størri enn tað annars hevði verið og tað eri eg stoltur av og eg haldi at tað má vera leiðin fram soleiðis at vit í hvussu sver fáa balanserað tað sum vit sjálvi hava verið partar av hesi her trý árini og tá eg so hyggi at hvussu í undanfarna samgonga hækkaði útreiðsnara fíggjarlógini samanborið við hvussu vit hava hækkað útreiðsnara fíggjarlógini so eru vit ikki so ræðuliga ósamd altso tað líkist so ómetaliga nógv
altso undanfarna samgonga hækkaði fíggjarlógina við sjey hundrað milliólangt síða so er tað
tað verður pollarenatigur ger so væl takk fyri formaðurin eg haldi vit gera mangan tað mistak til fíggjarlógaviðgerðina at vit tosa gjáinar størri millum andstøðu og samgongu enn tær nærve odo vist eru og og tað haldi eg at røðan hjá biljustinussen eins og nógvar aðrar eiðsini vóru at dømi um hann nevndi fótbóltshellan sum eg haldi er gott at atsamgongan velur at fara undir at fyrireika tað arbeiðið tð er sjálvandi eisini fleiri aðrar góðir tættir í men so nevndi biljustinussen tað at mann eigur at liva upp til sínar egnu atfinningar tað er sjlvandi ein øgiliga sterkur og góður setningur men eg má siga akkurát sum ær at tað livið biljustinussen og restina av samgonguni slept yvirhøvur ikki upp til hvørki hesi sambandi hesar fíggjarlógini ella afti undanfarna tí atfinningarnar móti undanfarni samgongu veru ómetaliga harðar frá táverandi avnstøðuni í fíggjarlógini og og og tær áttu hvussur at verið
líka harðar í dag takk fyri
víra formaður tað fari eg slett ikki at mótmæla tað sum pálla renna tykkum sigur undanfarna andstøða var ógvuliga hørur í sínum atfinningum og vit hava ikki livað upp til tað tað er púra rætt tað tølini tala annars sigr samdur við páll at reynartygvu í tí at man kann gott snakka gjáirnar størri enn tær eru eg haldi at vit líkjast rímiliga nógv í okkara máta at dríva fíggjarpolitikk tá ið vit tosa um útreiðslur tá ið vit tosa um inntøkur líkjast vit ikki líka nógv hendan hendan ansavaner sigur at hevði hon sitað í valdi so heðun tikið tvey hundrað milliónir meiri inn í tilfeingisgjøldum har eru als ikki samdir tí eg haldi at pengarnir úti í vinnuni skapa munandi meiri vøkstur og vælferð og framgongd enn teir gera í landskasavni
ja takk so er tað aksel
vegjóð hamnussen eina viðmerkingdakk fyri frá forkunnuna nú var biljusinussen inni við tær við pensjónum hvat hendan samgongan er gjørt og undanfornað samgonganundan for tað samgonga hækkaði fyrst frá einum samansvæstan útgjaldi í munandi og meira hvat hendan samgonga er gjørt fyri mykinesdarnar men tað merkti at eg og bil bil justinussen og onnur sum er yngri sjeyðini sum máttu tala meira inn tað er eitt stórt ærligt søk men tann má tað fíggjaða meðan tað sum hann gjørdi tá koma til pensjónskipipanina so hækkaðu vit eisini pensjónar til teim sum høvdu minst men tey sum høvdu stórar pensjónir við sínum av ella inntøku sínum av tey fingu eitt sindur minni tá mann var eisini fíggjan henda samgongan hevur hækkað pensjónar nógv men millum annað løgvformaður sum hevur eina inntøku næstan hundrað tíkis krónur um mánaðin fingið meira í pensjónum enn ein sum onga aðra inntøku hevur freistarsamgongunum og tað er ófíggjað og tað er munurin ímillum hesa samgonguna undanfrá samgonguna hjá undanfrá samgongum var tað fíggjarligt skilíð og tað hevur ikki verið hjá hesum samgongum tíverri

ja takk biljustinussen ger sovæl takk fyri frú forkvina vit kunnu gott taka hasa diskusiónina onkra í aðru tíð eg fái ikki svarað aksel johannessen aftur í ein minutt men veruleikin er tann at aksel johannesen og hansara samgonga legði inntøkur og útreiðslur uttan fyri fíggjarlógina og tá ið hann sigur at tey fíggjaðu sína pensjónshækking so betíðir tað tað at tey løgdu hægri skatt á vanliga føroyingin tað er nevnt at gera alto tað er øgiliga nevnt at leggja hægri skatta vanliga føroyingin at taka inn og geva út við hinari hondini men vit halda at vit eiga at minka um bæði vt vit vit halda at mann eigur at minka bæði um útreiðslurnar og um inntøkurnar soleiðis at tað eru fleiri pengar eftir tá ið tú hevur betalt tína løn og at tann almenni geiurin er minni so er tað tað um vit megna at liva upp til tað vit hava í hesari fíggjarlógarviðgerðini reint tað liva upp til tað vit hava verið rakt av korona sum hevur gjørt nakað við disiplini í hvussu mann fer við teimum almennu pengunum og tað hava vit eisini viðgjørt nógv

næsta viðmerkjið eru svang ja jarðirhevur søkt um fimm hundrað túsund millum annað til at menna og umsita eina fráboðanarskipan sum tey saman við einum almennum partafelag menna eina app til sum skal halda eyga við føroyingum sum dytta sær út um bøkararnar nú verður snakkað um at byggja brúgvar men eg eri so forthornað inn á at meirilutin í fíggjarnevndini hevur gingið hesum at møti og at miðflokkurin skal ganga við til eina yvirvákingar eina ddkipan eg eri skelkað eg havi hug at spyrja um billiustinesen veruliga hevur hugsað seg um har er okkurt ligið púrasta klykt hjá honum
takk fyri nú veit ikki um tað slær klikt hjá tingmonnum
men bilfarið høvi at svara ger so væl biljustinussentakk takk fyri rættleiðingina frí formum forkvinna jarðir hevur fingið null krónur á fíggjarlógini tað er beinleiðis ósatt at siga at jarðir hevur fingið nakað tí jarðir eru smápartafelag og vit hava ikki játtað nakrar pengar til smápartafelag hinvegin so hava vit skotið upp at játta fimm hundrað túsund til føroya bóndafelag og ólavsfelagið í felag og vit hava ikki játtað pengar til at at jarðir skal kunna fara og gera eina app sum skal fylgja við hvar føroyingar ferðast men vit hava játtað pengar til at tey kunnu styrkja sína umsiting tí at tað er ein stór avbjóðing sum bøndur og óðals og og ognarfólk hava í dag at skula taka ímóti øllum teimum ferðandi og at kunna vera við í tí sum gongur fyri seg ferðavinnuni tey hava brúk fyri at hava skrivstovuorku og tað halda vit er ferð at tey fáa
fáa hjálp frá tí almenna til tað
ja takk so er tað frymud rasmussen eina viðmerking gersovæl ja takk fyri ja nú er mann sigur nógv viðgjørt her í dag og nakað sum hevur verið frammi nakrar ferð tað er samferðslupakki og tað hevur verið funnist at at tað var blivuur dýrari at flyta ting til suðuroyar og mann snakkar um at tað kanska at tað kostar hækkar fimm hundrað krónur ella hvat er fimm seks hundrað krónur menfakta er tað at tað er ikki dýrari at flyta ein vogn til suðuroyar ellar at flyta ein vogn til klaksvíkar tað kostar ímillum fýra fimmtkrónur at flyta vogn til klaksvíkar sum eg skilji av lani so er tað tað sama sum kostar at flyta til suðuroyar so at siga tað at tað er
tað er ikki ordiliga sannheitt takk fyri
ja takk biljustinusangursa takk fyri frá forkvinna ja eitt áhugavert sjónarmið sum eg ikki havi hoyrt nógv til í dag men kanska frímund rasmussen kemur at greiða eitt sindur nærri frá hasum roknistykkinum eg haldi hvussu so er at nú var hendrik áldur uppi í ánni og tosaði um suðuroynna men undanfarna samgonga ásetti vit lóg at aluvirksemið í suðuroynni ikki slapp at rationalisera sín rakstur upp á tann mátan at tað skuldi alt kryvjast uppakast í suðuroy og tað í sær sjálvum er ikki ein minking av kostnaðinum hjá einari fyritøku at mann staðbindir virksemið hjá henni so tí haldi eg tað vóru var eitt slag av krokodillutárum sum sum vóru grátin her fyri løtu síðani men áhugavert at hoyra
tað sum frymur rasmussen leggur fram
jatakk so er tað erhard joensen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna og øhennikaold var her í í í áðni og tosaði um at hann var forturnaður yvir s hetta her gjaldið til til suðuroyar eg veit at til dømis eitt gjald akkurát sum trimun rasmussen greiðir frá at at tá tú tekur eitt ein ein von ella ein ein ein eitt sleip sum tað verður kallað ein treylara norur til norður til klasskar og til havnaræftur so kostar tað nøkulunda tað sama sum tað kostar virð stan kemir suður og skalp norður aftur aftur og tilsøguna hoyrir so eisini tað at tann prísurin sum hevur verið tann allarallarallar minstu prísirin taðvur í prísurin vil strandferðsluni og tað er ein grund til at flutningsfeløg ikki sum áður fyrr løgdi inn á suðuroynna eftir frakt til dømis á veg av landinum tað er tí tað er so bíligt við við við strandfaraskip lanzis a tey beghøvast ikki og eg sigi ikki strandferðsluna ringa fyri at tey siga ókey hesin prísurin er ikki hekkaður í síðani tvey túsnd og seks ella

ja takk so er tað biljustin senn ger so væl takk frú forkvinna eg haldi tað er eg haldi tað er ótrúliga ferð av erhard joensen at umtala og og lýsa hetta málið upp á handan mátan hann er suðuroyingur sjálvur men mann má vera ærligur og reellur tá mann viðger ting mann kann ikki bara blaka ting út og pásanda ting sum ikki passa veruleikin er tann og tað eigur era joensen ikki minst aðrina fyri og aðrir suðuroyingar í samgonguni at suðuroyingin fær eitt nýtt skip eina nýggja farmaleið aftur at smyrgli og tað kemur at betra munandi um tænastustøðið tað kemur at gera at suðuroyingar vónandi sleppa frá at skula standa og bíða á kaiini og standa eftir tá ið smiðurin fer avstað og bilurin stendur eftir sum teir hava gjørt nú í alt for langa tíð tað er sjónarmið sum sum hava fingið viðhald í samgonguni og tí gera vit nakað við hetta og tí er tað so beklæðiligt at hoyra aðrar suðuroya ting men úr andstøðuni andfekt hetta her
er tað harmist veruligum ja takk so vóru ikki fleiri viðmerkingar og vit fara víðari í røðara listanum næsta røða er eldspøtt merketis gunnleivsstøttur landsstýriskvinna
ja eg eg vil siga hupp á tann mátan at sjálvandi innan fyri mítt øki ella innan fyri almannaøki her er ent nógv hugaligt hesir seinnu árini og tað var hugaligt eisini at koyra suður til havnar í morgun og síggja mýrina eitt heim til fólk við serligum avbjóðingum sum er roknað til átjan fólk at nú sama bæði veggir og altíð komið upp og tað sama er úti í kvíggjartún til fólk við autismu so tað er ting sum eru í hesum økinum sum virkliga gera mun og eg hevði eisini hug at nevnt kanska úr rúgvuni á viðlíkahaldsvenjing har hevur mann eisini raðfest at seta pengar av men tað var soleiðisnar at eittsamt løgting tók undir við einari lóg sum eitur lógina um almannatrygd og tænastur tað er ein avloysari fyri tí gomlu forsorgarlógini og summi kanska minnast til hana sum vælferðarlógin í dag eitur hon lógin um almanatrygd og tænastur og tað er soleiðisnar at har er nógvar tænastur o veitingar í tí lógini og mann e sett síðani mann bleiv landsstýrisfólk og hendan samgongan kom til so hevur mann raðfest júst ta øki og mann hevur fylgt upp upp á lógina um almanatrygd og tænastur soleiðisnar sum so frægt sum tað hevur borið til eftir tí sum bleiv mansiga eg greiddi frá í í uppskotinum hvussu eg ætlaði t raðfesta øh hesa ferð mansiga havi eg so raðfest ati seta pengar av til almannaverkið tað var ein komma eg haldi tað vara ein komma tvær milliónir men eg hali hundrað túsund t krónur útyvir tað er tiki aftur og tái mann sparir innan fyri innan fyri almannaverki teir pengarnir sum g hava sett av har tað er til dømis til ráðgeving soleiðisnar at tey børn sum ella tey foreldur sum fáa børn sum hava serliga avbjóðingar tað kann vera at eitt par par fær eitt barn við mult í brek so so er tað ætlanin at mann fer beinanvegin út og gevir teimum ráð og ella góð ráð bæði heilt frá tey bleiv fødd og allan vegin uppeftir men tað síggi e at tann kontoin hon er har er upphæddin tikin so tað er vil eg siga eg vóni at tað fer at eg fari at fáa forstálilsi fyri at teir pengarnar koma upp á aftur og tað sum eg má siga akkurát sum er at tag kleikkað meg eitt sindur hvussu mann hevur raðfest her at gera sparingar tí ati visti mann hyggur eftir so so er tað familjufyrisitingin har eg spart tvey hundrað og hálvtrýss túsund og stuðul so er tað stuðul til barnaverndarstovuna har eg spart hálvtrýss túsund barnaverndarstovnar tað er ein tíggju altso barnaheimi har er spart ein hálv millión og tað er soleiðisnar at mann sigur tey sita stramt í tí sum er og so fær mann inn og spari ein hálva millión barnabatið har er eisini spart hundrað túsund ss p har havi eg hug at siga visti mann sparir hundrað túsund her tað er soleiðisnar at mann hevur eina samstarvsavtalu so má mann eisini inn á spara hjá mentamálaráðnum hundrað túsund og kommununar fara sikkurt eisini inn og spara hundrað túsund tí hetta er ein avtala so hetta her vóni eg virkuliga at mann fær forstáilsi frá at fáa teir pengarnar upp á aftur trivnaðartænastur sum sína heild seks milliónir og tað eru fólk har úti sum er rakt av seinheilaskaða sum eg veit eri á veg inn í systemið so so tá i mann sparir hesar seks milliónirnar so konn mann vænta ella gongur ikki í lang tíð so eri eg aftur her og spyrja um eg kann fáa eina eykajáttan og so havi eg hug harra formaður at koma inn á at eg raðfesti tvey hundrað og hálvtrýss túsund krónur til íjavnstøðumál eg haldi ikki tað er meira enn rímiligt at javnstøðunevndin og demokratia sum deila um ein skrivara sum ger arbeiðið fyri tey at mann hevur eitt fólk sum arbeiða í fulla tíð og har hevur mann so har havi eg so sett tvey hundrað og hálvtrýss túsund krónur av soleiðis at hetta fólkið kann arbeiða fulla tíð men hvat ger mann herfrá mann tekur lætt ílegavnt og tekur trý hundrað túsund av tað haldi eg harra formaður er ja vissi eg hugsi um hvussu nógv mann manni leggur út fyri javnstøðu tá tað kemur til javnstøðu tvey av sama kyni ella foreldramyndugleikan altso høvdu bara at vitað hvussu nógv ganga á meg elsbet komnú nær kemur henda lógin fram hon ev stórsa liðug men tað er kki ovfylgiligt at pápar menn skulu hava meira rættindir millum annað men her tá ið mann tosar um javnstøgu millum mann og vinnu mann og kvinnu hvat ger mann har lætt ellegamt vekk við tí mantekur og og og sparir trý hundrað túsund men tíbetur haldi eg at eg havi fingið forstáilis fyri at hesar pengarnar koma upp á aftur tí alt annað vildu verað ónatúrr
takk fyri harra formaður ja takk her vóru nakrar viðmerkjar ikki so fáar tann fyrsta
er beinti frá beinto løga jacobseni ger so væl ja takk fyri fyri forkvinna eg veit at landstýriskvinnan hon gera eitt stórt arbeiði fyri atmenna og betra um almanna økið og tí bleiv eitsini kløkt tá eg las tað sum mornin í fíggjarnevndin hevur gjørt at hann til dømis at játtanin til barnaverndar stovnar verður lækkaður hálva millión kann ens mær cetist kunnustatdur siga mær hvat er hetta í tøkilagini er eta einstovnr ella erta altøkið og hvat heldur landsstýriskvinnan at tað fer at merkja ikki minst fyri tey børn
tenni sum hava tørv á hesum takk fyrija
æ ja takk fyri harra formaður eg skal ikki bara sjálvn men tá ið blíiva landsstýrðiskvinna eisini innan fyri ta økið so var tað ein vøldig avbjóðing tá ið tað kom til barnaverndarøki ein tíggju og vit hava sett rættiliga nógvar pengar av eg meini út ímóti ellivu milliónum og vit hava verið úti og funnið heim til hesi børnini góð og altso góðar karmar til hesi børnini og arbeiðsfólki og nú er man sær aftanaðá øll hesi mann hevur fingið nógvar klæður nú haldi eg man koma hampiliga væl upp á pláss tí eg harmarta meg øgiliga nógv at nú fer mann inn og sparir tí at sum eg havi skilt so standa tað nóg stramt í tí og so fara spara fimm hundrað túsundsjálvandi
tað haldi eg ikki so nógv um nei
ja takk so er tað gevnið nólsoy jóansen ger so væl ja takk fyri frá forkvinna ja tað var í foreingi av tí sum beinta løgu spurdi beint um beint áðrenn sum eg ætlaði at spyrja um at her við hvussu tað kemur so kemur ávirkað barnamørita stovnarnar tí her verður her hálvmillión vit tosa um tað er kanska eitt hálvt annað starv ella vit snakka um í lønum vist tað er tað tú kunnu eisini ávirka at vita um tað er tí at tað er eitt lækkandi tal beint nú av innskrivaðum børnum veit landsstýriskvinnan nakað um tað ella er tað kanska fyri at útdípa kanska tað er tí sum undrar tá tað stendur fimmundi tað er nokk so ógvusligt inntrið í akkurát tað játtanum annars landsstýriskvinnu til rós og hevur hon gjørt nógv góð ting tað skal sigast og tí er tað eitt sindur eitt sindur keðiligt at síggja tað at hennara øki verður skert í mun til eisini kunnu vit nevna barnamenninar stovuna tað er gott nokk ikki nógvur pengarmenn men men yvirhøvur tann ráðgevingur rundan um alt tað sum hevur við við barnamenninar øki at gera so kanska tann síðani
kann greina tað eitt sindur nærri
takk fyri frú forkínaja takk elsbett mersetis gunlestóttir ger sovælja takk fyri harra formaður hvussu nógv børn eru í barnaheiminum ella umsorganin yvirtikið tað er øgiliga ymiskt tað er atað talið broytist øgiliga skjótt altso eina løtu er tað kanska trýogtjúgu so hevur ter uppi út noðurtretivu so tað broytist nokk so nógv men men tað er soleiðisnar at mann virkliga hevur roynt visti tú skalt krevja visti tú skalt krevja at nakað skal vera væl fungerandi og tað skal góðar karmar og alt hetta her so mást tú eisini vera viðlið til at siga at vit eru klár til at hjátta peningin tú kanst ikki krevja alla verðina av fólki og so siga tað at mann ikki vil hjátta peningin soleiðs hongtað ikki saman men harra formaður hesa hálvu milliónina sum so nógva onnur landsstýrisfólk hava verið her í dag og greitt frá so havi eg fingið hetta her at vitað altso eg síggi tað nú altso ja ki ikki langari løtu síðani sum mann sigur so hetta hetta kemur at ávirka

ja takk so er tað jóhannes jóan seingjartsovæl takk fyri frá fólkum ja landsstýrisfirnan honum vísir eisini á at til yms ssp og tey áttirnir sum eru gjørdir í skúlanum og og innan fyri tey ungu børn tað verður skert og tá mann so hevur lagt seg eftir at hava eina strategi sum eitur at børn og ung skulu ikki koma í tað í óføri rúsevni og annað og keðiligar gongdir og so skerjir mann teir stovnar og tey øki sum skulu verjast børnini ella hjálparnarum fyribyrgja at tað hendir tað hangur líkasum ikki saman so eg hugsi hvar er strategið
takk fyri
ja takk elsbett mersetis gunlestóttur gersuvælja takk fyri harra formaður altso nú skal eg imann sigur vaska hendir her men tað er altso ikki eg sum havi skert hatta sum landsstýrskvinna tað er tað veruliga ikki meni men mann hevur so sum eg havi skilt so hevur fíggjarnevndin valt at skera man sigur yvir ein kamb so so nógv kanska prosent ella hvata er meni tað sigur seg sjálvt tað allarallarviktigasta er at arbeiða fyribyrgjandi soleiðis nær at børn og ung ikki koma illa fyri og tí hevur hetta økið eg meini man sigur øll hesi økini hava raðfest síðan eg plil landsstýriskvinna men nú síggi eg at nú beginna mann at skerpa ella at at minka um játtanina tað er so ein
avgerð hjá fíggjarnevndini ja takk so er tað matgos
ja takk so er tað annika olsen ger so væl ja takk fyri frá forkvinna ja eg haldi at landsstýriskvinnan ger eitt fantastiska gott arbeiði og meg droymdi eisini øgiliga væl tað fíggjarlós sum bleiv lagt niðan í tingið allar tær raðfestingar sum sum landsstýriskvinnan hevði lagt fyri dagin bæði tá tað kemur til tað er sjálv ráðið tá hon hevur ætlað at gera nakrar broytingar bæði í mun til lóggávuversum sum hon arbeiðir við nú og foreldramyndugleik og so víðari at tað ráðið verður skert nú so tí kundi eg hugsað mær at spurt landsstýriskunnar hvat fyri tað fer avleiðingar tað fer at fíggjarnevndur nú fer inn og skerur ráðið við tvey hundrað túsund krónum og annars vit mann mann hyggur eftir raðfestingum almannur so hava tað verið nokk so beinraktin og farið eftir øllum teimum hvassum eymi málunum bæði barnaverndastovan barnaverndastovnar barnabata trúnaðartænastur hetta fer kolosalar avleiðingar kann eg hugsa mær fyri økið so eg kann hugsa mær

ja takk elsbett mersetis gunnlesdtóttur ger sovæltakk fyri harra formaður tá ið landsstýrisfólkið fær ekskrónur til at raðfesta so er tað virkuligani við ommu má ger tað tí at tað skal raka so væl som møguligt og tá ið landsstýriskvinnan fer inn og raðfestir eitt ráð so er tað veruliga tí at tað treingja pengar til í tí ráðnum tað er ikki bara tí tvey hundrað túsund har ella hvussu mann ger tað er veruliga tí at ráðir treingir til hesa upphæddina og tað skal eisini síggjast ljósini av uppgávurnar eru bara fleiri og fleiri og fleiri og tá ið uppgávurnar eru so stórar so mugu vit eisini hava fólk til tað og hava deildarleiðarar til tað so einkult er tað øh og tá ið mann tosar um at tað rakar so eymt sjálvandi raka tað eymt tá ið mann i mann sparir har tá tað tað snýr seg um børn og ung
sjálvandi ger tað tað takk
ja takk so er tað edva jakobsen ger so væl takk fyri frá forkuna ja tað er nevniliga nógv hósini har økin sum vit tosa um sum viðvíkir børnunum har sum mann so fer inn og skerpar tá mann sigur at mann ger tað úr ein kamm men eg vóni at mann sum er æri trivikið kann tosa seriøst um tað tí tú menniskir aftanfyri menniskjalagnir aftanfyri tá ið tað er í tí beinleiðis røktin mann ger ella beinleiðis nærverð tað kann ikki vera okkurt yvirskip at mann kann hyggja uppá men tað er ringt at yvirskoða tað tá mann ikki hevur partur av fíggjarnevndum og tað sum við javnstøðu nevndin tað sum spmrc skoyrdi upp á tvey hundrað og trýss túsund og nú er tað minkað við trý hundrað tað kundi týtt upp á at at sakr úrliga væl út at mann sær væl at eingin kvinna hevur verið umboðað akkurát í í tí meirilutanum har men men eg haldi eg fekk forstáilsi fyri at at tað verður broytt aftur so so tað
tað vóna vit takk fyri frá fólkum ja takk her fór nógvur larmur í salinum tað verða noydd at fara tumma at tosa vistu vit skulu tosa her tingfólk
elsbett mersetis gunnletsdóttur ger sovælja takk fyri harra formaður og tað broyt eg eisini merki í røðuna hjá edvu joensen ígjøgnum formannin akkurát hetta her sum hon segði tað er gott at hetta er aðru viðgerð og tá ið tá ið hon sigur hetta her so betýðir tað tað at tað er nógv sum kann broytast millum aðru og triðju viðgerð og tað er tað sum eg vóni og tað er tað sum eg síggi fram ímóti og eg veit at edva var eisini ein edva jacobsen var ein av teimum sum bardi sum ølvara skóð tá ið tað var til fíggjarnevndina innanfyri tey bleytu virðiniø
ja og so hetta her við javnstøðu vnevnurin eisini og tá snakka vit um at eg havi valt tað er soleiðisnar at javnstøðunevndin og demokratia deilast um at skrivar og bæði báðar nevndirnar heitta landsstýriskvinna kanst tú seta eina upphædd av upp á nakrar krónur soleiðisar atskrivangar arbeiða fulla tíð og tað havi eg valt at gjørt e at raðfesta eg havi fingið nakrar pengar at raðfesta tí tað ikki mann sigur er tað nakað sum vit her o løgtingi skulu raðfesta so er tað javnstøða millum kvinnu og mann hygg oman hendan vegin so síggja vit tað tað er ongantíð meir brúk fyri tí enn akkurát tað sama takk fyriakk siristember
beggeina viðmerking takk fyri frú forkvinna ja eg ætlaði at spyrja landsstýriskvinnuna um hetta her við at trivnaðartænasturnar lækka við meira enn fimm milliónum og okur vita tað har standa nógv fólk á bíðilista til ymsar tænastur hvønn týdning tað hevur og hvat hon heldur um tað at mann nú tekur trý hundrað túsund av til javnstøðuarbeiðið mann tekur pengar av til barnabataman tekur pengar av til barnabarnaverndarstovuna og til barnabústovnar altso alt tað sum hevur við born at gera og kvinnur kann mann estan siga og fólk við skerdum førleika tað er akkurát sum tað sum verður skert tað minnis eitt sindur um í fjøruti at mann skerdi tey sum høvdu tiðlaga starv men nú fær mann eitt sindur víðari afturat
ja takk elspa
spst mersetis gunnlesdóttur ger sovælja takk fyri harra formaður tað soleiðisar og tað vita nógv er sum hava verið landsstýrisfólk at tað er ein sovorin kampir altso tit skulu bara vita hvat fyri kampir ta er at fáa nakrar krónur til fíggjartil fíggjarlógina til játtan til sítt egna øki og tá ið mann endiliga fingur nakrar krónur so fær man inn g um at brúkar so nógva orku upp á at raðfesta rætt og væl og eg sat við tí at mann hevði gjørt eitt gott arbeiði til framan fyri tey sum virkliga treingja og ti mano tá ið so uppskoti fór oman í fíggjarnevndina og kemur út afturharturat nú er hetta komi endaliga út í dag ella í gjárkvøldið mann sær tað og sær at tað er skert ymiska staðna tað sigur seg sjálvt at at tað gera nakað við ein mann blívur øgiliga harmur tí akkurát innan fyri mítt øki tá er tað fólk vit tosa um fólk við serligum avbjóðingum
eg havi ikki meira tíð annars kundi eg svara eitt sindur meir ja takk kanska hann skal svara
varihendridyeg skilji e væl elsbet mersetes tí at altso tá eð fyrsti eg kom inn her tá skuldi mann ta snakkað um um javnstøðulóg og og fyri mær virkaði tað eitt sindur fremmi tí at har sum eg var uppvagdrin har orðnaði konufólk tað nógva av tí sum var tí mennini vóru vekt ar startaði fakavirki og keypti trolarar og hvørta sínum men tá ið mann so kundi fara í gongd við eitn sorna javnstøðulóg her altso tað var altso tað var ein resomur kampu flokkurin hjá hjá hjá elsbet mersedes var púra í luftini púra í luftini at skumma nú av javnstøðulóg altso tað var so langt úti at at tað pannst ikki fyri tí so hetta kom dettandi inn um eg haldi at tað var seytjani hat var ter sekstan atkvøður tað var so eingin til yvir tað var ein akkurát fyri asum so eg forstandi væl at at hon føli seg eitt sindur illa tað eri ikki nevnt at vera í einum sovorðnum barøðarabandaumkom
ja takk eg haldi mann skal vanda sær eitt sindur
landsstýriskvinnagersovælja takk fyri harra formaður nú sigur røðarin kalla tað fyri ein banda og tað fari eg ikki at taka undir við men nú skalrøðarin heldr ikki gloyma tað hvør hevur valt hesa kvinnuna til landsstýrisfólk bara menn bara menn bara menn ja vit hava bara menn valdar í fólkaflokkinum undantikið landsstýriskvinnuna so men eg havi tá ið tað kemur til javnstøðu mann hevur bart tað haldi eg allir hesar kvinnurnar kunnu siga inni her mann hevur bart fyri at koma har til sum kvinnurnar eru komnar í dag og so at mann lætt og elegant fær bara inn og pt koyrir hesa upphæddina vekk eg trúgvi ikki at nakar kann liva við tí eg trúgvia misskiljing og ivist onga løtu í eg havi meira ella minni fingið at lova at tað
komi uppá hatt harra formaður ja takk so var hetta umfarið liðugt næstura røða er djóni
poulsø joensen gersoæl ja takk fyri frú forkvina ja tað er altíð hugaligt at viðgera fíggjarlógina kemur nógv áhugavert og og stuttligt fram til tíðir eisini tað sm eg havi hug á at tríva fart í her er ati tað er altíð so tá at í fíggjarlógn so verða milliardir og milliónir tær flúgva í luftini og tað sum mann so heftir seg við ofta tað er tað at at mann er ógvuliga pýrin tá ið tað kemur til tey smáu upphæddirnar á á fíggjarlógini og tað e tað sum eg i mest havi heft meg við at og eg harmist um at mann fær soleiðisnar til verka at mann til dømis tekur sum hevur veri nevnt fleiri ferðirnar í dag hundrað túsund og skerjur barnabata til dømis ein felagsskapur sum ger eitt gott arbeiði har skuldi tað verið umvent har skuldi mann bygt upp á heldur enn at skerja ája takk fyri tað kemur eisini har eru tað aðrir felagsskapir sum eisini sum sum berin og kvinnuhúsi og favndinhúsi og aðrir sum gera eittgott arbeiði sum hesir smáu pengar høvdu gjørt ein stóran mun hjá í teirra dagliga arbeiði ja taðer næsta soappírið sum onkur hevur nevnt eisini hett her við tá ið tá ið fyúrutíða pensjonistar næstan skuldu lækka í løn altso tað virkar sum at at ta tað er eitt sindurett sindur løgin máti at arbeiða upp á at mann fer eftir teimum lágu inntøkunum og teimum smáu boløpunum og ger nakað har tað r tað er øgiliga spell tað skuldi heldur verið at mann líkasum tjúklaði um hesi og og bygdi uppá men lat tað fara fyri hesi ferð annars leggja vit merk til at so at tað eru generelt tað sum hevur við eftirlit gransking ráðgeving upplýsing umhvørvisverndartiltøk setrið stuðul til fólkaskúlan miðnámsútbúgvingar og hvørt á síðuna har tað verða smábløp skerd av og tað haldi eg eri etsidur óheppin gongd tí at men tað vísir kanska eisini myndina av at hvussu raðfestingarnr eru hjá hesari samgonguni tað er tað er ikki nakað nýtt í tí men vónandi kann eg kann okkurt av hesum her koma upp á pláss millum aðru triðju viðgerð tað eg seti mína vón á í hvussur tey umboðini í samgonguni sum tosa um hesar felagskapirnar í hvussusver sum sum positivt í dag at teir verða loftaðir og og og og kanska kjúkklaðir um meira enn tað sum uppskoti sum fyriliggur eitt jaligt er so tó tað at adhtfelagið fær eina játtan tað tað er so eitt eitt jaligt í í øllum tí tá i vit tosa um hetta við felagsskapinum nú var landsýriskvinnan uppi beint áðrenn og tosaði um sítt øki og har er tað serliga tað at hefta seg við ati fimm hundrað túsund verða tiknar ella a verða spardar á á á barnaverndarøkjunum barnaverndarstovan verður eisini við hálvtrýss túsund skerd og tað kundi áhavert at vita akkurát hvussu hvussu tað kemur ot ávirka tað virksemið sum annars er nú í í teimum stovnunum sum eru hvat ætlar mann at gera við tað og kanska kemur tað p á pláss eisini til til triðju viðgerð vónandi fær mann ikki t skerja tíð á tí økinum tí vit hava brúk fyri og tað verur ikki nevnt nakað um nakað nýtt barnaheim ella stovnarnir verða ikki nevndir positivt í í nakrastaðni so tað kundi sakni eg eisini eitt sindur í at mann hevur eina eina meira greiða plan um um tað tað sum eg havi nevnt í nøkrum viðmerkingum í dag tað er hesin her stovnurin sum knappliga poppar uppa á fíggjarlógini sum eitur nowavi tað e ein danskur stovnur ella ein grunnur sum skal koma við einum viðgerðartilboði tað kann undra meg rættiliga nógv tí at vit hava øgiliga góð viðgerðartilboð í føroyum longu í staðin fyri at brúka teir pengarnar upp á teir viðgerðarstovnarnir og styrkja teir so velur mann at fáa ein ein heilt nýggjan sum sum faktiskt ikki nógv fólk vita um øá einum viðgerðarstovn sum sum skal koma inn og og sum kanska er samanhadi sum sum kanska flettur nakrar nakrar arbeiðsuppgávur sum sum kanska teir núverandi stovnarnir longu gera ella tey viðgerða tilboðini og tað tí kann tað eisini undra og kundu hugsað mær at hoyrt kanska meira um hefta her hvat hvat liggur í hesum her tí at visti er soleiðis at tað kemur inn og faktiskt gera nógv av tí sama sum sum hesi stovnarnir longu gera so er tað haldi eg burturspilti pengar tí teir skuldu heldur verið brúktir vit hava sæð tað inni á barnaverndarøkinum fyrr at flei i tá ið børn blivu send av landinum tað er ein øgilig nóg havn tað er ein øiliga vitan sum bleiv send av landinum tá sum vit kundu heldur havt styrt tey tilboðini sum vóru í føroyum við at hjálpa teimum børnunum sum vóru her o hetta her er eitt sindur í familjum við tað og tí havi eg hug at nevna tað eisini sum ein part av av viðgerðini í av fíggjarlógini tíðin flýgur eg sakni eisini tað at ikki verður nevnt meira um tað at vit eiga at taka og uppraðfesta ein flokka í námsfrøði afturat nú bleivaðeitt sindur aneiligt ev tað heila men men tað eru hetta er fyrtogfremst tey tingini sum eg havi hug at at nevna ø

viðmerkingar beintavløvu jacobsen ger sovælja takk fyri frú forkvinna í minst fyrr plagdi sjónvarpið onkuntíð at hava onkrar filmar og so stóð onkuntíð í klombrun forboðið fyri børn og tað er tað eg haldi mann má siga um at haer álitið hjá meirilutanum í fíggjarnevndini til fíggjarlógaruppskot fíggjarlógin er forboðin fyri børn tí alt tað sum hevur við børn a gera barnaverndarstovur barnabati barnaverndarstovan trivnaðartænastur alt tað verður skert eg hugsaði at spyrja djónav nolsø joensen hvat hann heldur um ein meiriluta í einari fíggjarnevnd sum skerjir tænastur og mannsigur til boð til børn sum framman
hava tað trupult takk fyri
ja takk fyri og takk fyri viðmerkingina beinta løgu og tað er sjálvandi ein politikkur sum var ikki hóðar tvørturímóti so haldi eg ati og tað er ikki nøkur umskyldingur hjá samgonguumboðunum sum kunnu koma til triðju viðgerð og siga nú hava vit koyrt á aftur tað hongur simpulten ikki saman mær dámar ikkitann mátan at arbeiða uppá tí at tað er tað er tað er frá null ella tað er frá teimum teimum játtanum sum fyriliggja tein pengarnum sum fyriliggja á hesum økjunum á barnaøkjunum at tað er mann skal tosa um pluss um fyribyrgjan at uppraðfesta hesi økini so at vit standa ímóti øllum teimum stóru avbjóðingunum sum okkara ungdómur stendur fyri í dag að vittað eru verið fleiri ferðir frammi her í kjakum um hvussu hvussu sperdar familjur eru hvussuhvat fyri avbjóðingar børnuni koma út í og so framvegis hesi tingini sum beintaløgu nevnir eru ein røð av av átøkum sum beint fara inn á tað sum hevur við tað fyribyrgingarliga a gera so tí skilji eg slettkik tann mátan at arbeiða upp á at mann staðin fyri at at niðurraðfesta tey økini heldur enn heldur skuldu mann ø men tað er politikkurin í dag
og tað eiga vit at steðga ongantíð for skjótt takk fyri
ja takk so er tað høgni hoydal eina viðmerkingforeforskvinna er sára samdur við jonhalds joensen um at tað tykist mær heilt mær kovtligt at undir her aðruviðgerð á fíggjarlógini kemur tann fáa nýggju stovnur upp sum eg so ikki havi keypt nakað til ein dansk ella ein dansviðgerðartilboð innan ferð tú ikki taka vælvermann mangla nøkur øki men heldur inn at byggja tær stovnar upp tú verður tógvistrið stríð at fáa játtaøkt heilbrigdi og blákross og tað er tilboð vit hava annars so tað tykist mær eygleiða løgið men eg undraði meg á at at eg undraði meg á at djóni nolsøe joensen undraðist á hvussu samgongan prioriteraði tí at tað sum eg havi sæð higartil og fólkafyldið hevur foregvistuliga orðutalið tað tað er konsekvenn tú tekur frá teimum sum einki hava og gevur teimum sum hava tað er tað er so at siga gjøgnumgangarni í í
og er gjónum nátturði sjandur í tí ja
gjóni nolsjnsengsæja takk fyri frú forkvina og takk fyri høgna hoydal fyri viðmerkingina jú eg eri púra samdur sjálvt um tað kanska ikki ljóðar so ógvusligt í míni munni sum hjá kanska hjá øðrum men tað er tað ertaðtað er ein reyður tráður í tí politikkin sum eg verðið førdur tey síðstu tvey árini ella tvy hált skjótt at at eg havi undrast á øgiliga nógv ting sum sum soleiðisnar sum raðfestingarnir hava verið tí at tú kanst gera rættiliga nógv við fáum pengum til til nú nevndi eg í mínari røðu hesar her felagsskapirnar og og og tí kann tað undrast at at tey skulu stríða so nógv fyri kanstka man siga at fáa nøkur oyrur afturat fyri at økja og og um teirra virksemi tí tí vist vud bara taka til dømisfelagsskap sum sum eru sjálvhjálparbólkar til dømis so kanst túvið at at seta tíðliga inn so kanst tú fyribyrgja eina rúgvu av tingum sum sleppa útvikla seg til kanska at blíva at tey fáa travmaðir og skulu viðgerast seinni í lívinum við at vera pá forskant av av støð
tí eiga vit at styrkja teir enn meir takk fyri
so er tað bjarni hammer eina viðmerkingja takk fyri tað eru undranaðarvert at børnini eru pylkaðir burtur úr hesari fíggjarlógini møguliga eta tí at at at tey hava ikki valligt fyrite eru átjan ár tá tað virkar sum alt sum er undir tað ætlanas tað pylka burtur men hesin her fundin nova vi eg prøvaði heilt skjótt at stáa han upp og hugdi eftir rokniskapinum hjá honumn fyri tvey túsund og tjúgu hatta virkar simpulen hata r ein kanska vanligur sum eg skilji rúsingarviðgerðarstovnur men eisini ein pengamaskina hyggi eftir so brúktu tey tveyoghálvfjerðs milliónir í lønum til hundrað og tvey hálvtrýss fólk og hevði ein bruttuvinning á fýrs milliónir í tvey túsun og tjúgu eta so skal mann so brúka so her stovnarnir til eina pengamaskinu at tjena pengar upp á neyð eg veit ikki tá ykur hava góðar viðgerðarstovnar sum hava nógv ára baki sum eru føroyskt gjørd sum kunna styrkjast við pengum men sjávandi mn skal seta ikki beturi inn í tað men tað er tað sum eg l
ea beint nú takk fyri harra formaður
jóni nolse joensen gersæja takk fyri frú forkvinna ja og takk bjarna hammer fyri fyrispurningin nú hevur hann gjørt tar resørki sum mann kanska annars tí nú eg tók hetta her upp tí at eg visti ikki nakað um hendan her hendan grunnin het hendan stovnin og og tí haldi hetta er eitt høvi l hvussu verður til at taka atta upp til eitt kjak um um hetta er tann rætti mátin at fara tí sum eg havi skilt á lagnum so er tað tey samstørvini millum viðgerðarstovnar sjokriatisku deild og aðrar partar sum sum hava við viðgerð at gera so eru teir so fyfyrikemur tað í dag longu tað tað samstarvið tey samstørvini eru at tað kanska kann kanngerast betri í summum og og og og kansta smansiga aðfinnast betri tað tað er altíð nakað sum mann kann kann hyggja uppá og og og og og vurdera men tað virkar hetta virkar eitt sindur eit sindur løgið má eg siga tí at eg eri sannførdur um at hesir pengarnir vórðu betri givnir út vistu teir fóru til tey verandi viðgerðartilboðini sum longu eru vit kundu fingið væl
betri tilboð í føroyum við við teimum pengum takk fyri frú forkvina
takk so er tað edva jakobsen ger so væl takk fyri frá forkuna týdningarmikið at vit raðfesta tey feløgin eisini sum vit hava tað er púra samd í men vit vóru so øll boðin tey sum høvdu hug og møguleika fyri niðan á brandan at fáa eina forteljing um eftir og so er so roynt sjálv at sett meg meir enn í tað tað kann mann so altíð gera og tað er og hava eisini spurt inn til teirri felagsskap sum eru at tað er ein annar altso okkara felagsskap røkk ikki øllum málbólkum tað eru nógvir ymisk málbólkar sum eru tá tað kemur í sambandi við bæði bæði alkoholmisbrúk og bæði við við onnur rúsevnur og nógva og tablettenverksbrúk og og tú kanst vera og tað er við at tað er ambulant og sárligt tað er ikki ein eini kongrentur til men menn eg altso bara tað kann altso ein og hvør skipan sum kann raka soleiðis at at nøkur afturat fáa ein kjansur í lívinum tað tað er til til kann vera til stóran fyrimun fyri tey sum fáa
ja takk
takk fyri frú forkvinna og takk fyri viðmerkingina edva jacobsen eg eri púra samdur í at ein altso bara ein lægna ella ei eitt menniskja sum kann fáastlíkasum inn á á inn á banan inn á ta røttu kósina aftur er er er ein ein siður fyri fyri okkum øll eg loyvi mær bara ivast í og g og at at hetta er tann rætti mátin at vit blíva við at pumpa tilbð op tilboðinn tilboðin staðin fyi at hyggja og eftirmeta tey tilboðini sum longu eru og sum eg meti við tí førleikunum sum eru uppbygdir á teimum økjunum á teimum tilboðunum við eftir útbúgving og við royndum ikki minst royndir sum eru avgerandi fyri at hjálpa hesum fólkunum at at at hjúkkla um tað og at byggja upp á tað haldi eg hesir pengarnir høvdu verið betri givnir út meni visi samgongan ætlar tað so má tað standa sína roynd og so má mann hyggja upp á um um eg eri bara í øgiligum iva um hetta er tann rætti mátin at gera tingini upp á eg haldi hetta e atað skeiva fyri
fyri viðgerðarøkið generelt takk fyri fyri fórslitinum ja takk
so er tað siristenberg ger so væl takk fyri ela frú forkvinna ja eg eri samd við djóna nols joensen tað bleiv tað virkað nokk so untrónarvert g eg var sjálvur lurtaði eftir hesum her nívá vi tað er ikki endiliga har sum eg haldi problemið er men tað er meira tað at mann vel teir stovnarnir frá sum okur hava sjálvi og at styrkja og menna tær tænasturnar sum tey hava eg skal ikki útala meg um hvat hitt tilboðið inniheldur men eg haldi tað er skeivt at tað kemur estovnur kamma sig úti frá og og fer at viðgera í føroyum tá ið tú hevur stovnar sum kunna mennast og sum hava brúk fyri tí eisini tí okur hava gjørt samtykt eina lóg og mær vitandi hava tir ikki fingið góðkenningarnar upp á pláss enn tí tað krevur nógva fakligheit og so brúkar mann heldur pengarnar upp á at seta eitt tilboð afturat í verk og okur brúka alla orku her inni uppá at snakka um at stovnar ikki snakkað saman jamen tí tí man blíva við at seta nýggj tilboð í verk heldur enn at fáa tað at fungera sum sum skal rigga so tað haldi eg faktiskt er ein feilur samstundis sum mann ikki hevur ráð til sjúkrhusverkið um mannikki ráð til barnabata
ja takk
jóni nolsø joensenesætakk fyri frú forkvina ja har haldi eg at siri stenberg rakti øgiliga plett tí at við søguliga sæð so hava vit sæð teð ikki bara hetta er bara eitt dømi av av nógvum og tað vísir seg at halda áfram at vit hava sæð at tilboð og og onnur koma her og bjóða seg fram har vit hava vitanina vit hava dugnalig fólk í forvegin sum eg haldi heldur vit eiga at tjúkkla um dyrka og gera so seta so lata so væl so væl í uppgávurnar sum hetta framtíðari samfelagið bjóðar okkum heldur at brúka allar tær milliónirnar sum flúgva nú e runt og brúka tær upp á okkara egnu fólk at vit trúgva upp á at vit vit gera tað gott nokk og at vit vit við at pressa hvønn annan eitt sindur allar tíðina kunnu gera tingini betur heldur enn bara at lena seg afturá og siga at tað kemur onkur annar bara og finsa tað fyri okkum tann vitanin tær milliónirnar tær fara flukst av landinum aftur tað hongur eg simpulen ikki saman og tí havi eg hug at nevna hetta her at hetta burdi verið eitt øki sum vit áttu at steðga á við og
og brúkt pengarnar her heima heldur takk fyri frú forkvina ja takk so var hetta umfarið liðugt næstur at røða er beinir johannesen
gersovæltakk fyri frú forkvina ja tað eru nógv sumverður nevnt í dag eg hugsaði kanska at nevna nøkur ting í álitunum í mærdámar og kanska okkurt sum eg haldi mangli fyrst fremst tá tað kemur til sandferðsluna so eru fimmhundrað túsund krónur sett har av til veg arbeiða í kalsoynni og tað haldi eg er hart tiltrongt at mann gera okkurtvið tað á kalsoyni tí tað erkanska smælir vegir og eisini tunlarnir eru eisini kanska ikki nummar eitt so tað er væl gindir pengar haldi eg og hyggja at at skúlum so er tað hálvn onnur millión mann leggur afturat til avlíg í teska skúla so at mann kann fara í gongd við ta ta verkætlanina vónandi skjótt og tað sama sama so setir mann eisini fimm miliónir av til útbygging á miðnáma kambsdali og tað er nakað sum mann hevur í rúmatíð arbeitt við og vónandi kann tað eisini fara í gongd nú og húsaskúlin har er tað fýra milliónir settar av tveyogtjúgu og síðani seks komma tvær fimm í trýogtjúgu og og tað hevur verið kanska nakrir knútar sum mannin hevur skula loyst har beint og vónandi fara hetta her at allir hasi tteir knútarnir vera loysnaðir og mann kann fara í gongd við tað í komandi ári og so er tað eisinifilmur sum hevur fingið fimmhundrað túsund krónur í eg haldi tað er biljustinusen var inni á tí tað er kanska ikki so nógv sum hava nevnt tað og tað er nakað sum mann hevur tosað nógv um og eg haldi er gott tað er ein vinna og filmsvinna er nakað sum er í vøkstri og sum vónandi eisini kann geraat tað skapar eisini inntøkur til fóroyska samfelagi so hetta er væl gemd pengar haldi eg visu man skal tosa um okkurt sum manglar so haldi eg sjálvur tað at tað eisiniverður nevnt nógvar nakrar ferðir í dag tað hevur millum annað tá mann tosað um matvøruútbúgvingina á tekstiskaskúla í klaksvík athar haldi eg mann burdi kanska funniðeina raðfesting til seks hundrað túsund krónur til tí útbúgvingina tí sum nú er so er tað tað at tey sum eru í lari í føroyum og ganga á matferuútbúgvingini harpeint til tvey tey síðstu skeiðini mugu fara av landinum tilá skúla fyri atfullfylgja lærutíðina og sum tað er upplýst so eru tað seks hundrað túsund krónur sum skulu til fyri at mann kannhava alla skúlagongdina í føroyum og eisiniuppraðfesta matveruútbúgvingina og tað er eisini ein vinna sum er í væl á veg fram so tað haldi eg at mann burdi burdur raðfest og so hevur nógv verið nevnt um hes her lítlu játtaa ella lítlu sparingarnar sum hav tikið av forskeljumfeløgum og áhugafeløgunar og sovíðari og haldi at mann burdi eisini hugt at um tað er rímiligt í øllum førum men lsastundis kann okkurt forgleðast um at tað er trý hundrað túsund krónur játtaðr afturat til týtt rúm hjá bláakrossi sum eg eigir eitt øgiliga gott átak og sum heild hevur tað verið tosað nokk so nógv um útbúgving í dag og tað økið og haldi eg eisn mann kann remsa tað sum kanska upprunalaga var í uppskotinum og har er tað millum annað tað at at vit hava sett inn til at fáa meira sjúkrarøktarfrøðingar og ælarar vit set eina alarútbúgving á stovn og eisini innan ktfrøði og eisini so hava vit øgiliga nógv sum vit hava raðfest innan útbúgvingarøki millum annað føroyskt m annaðmál gjøgnum hetta her gtíðarskeiði og eisini serbreytir praðfestar og vit hava gjørtbetri um korin hjá lærningum og so framvegis so tað er hvørfór øgiliga nógv gott á hasum økinum so er ein ei játtan ári tað eru fimm miliónir til stórhøll og sum so so haldi at tað er gott at vit fáaat tað verður arbeitt við einum stór hólt solei sær at hondbóltslandslið og flótbóltslandsinguru og so framvegis kunnu vit leika heimatýstur her beint men eg haldi at tá mann fer at játta fimm miliónir so haldi eg eisin at mann má tryggja at hon lýkur altjóða krøv so eis sær at mann ikki frá landsins síðu at brúka skattapengar upp á kanska eina høvd sum g ikki líkur tey altjóðu krøvini sum sum altjóða sersovam bond in á ítrótt krevja so eg haldi hvortfát tað burdi mann fingiðupp á pláss ella kundi sett tað sum treyt men annars so haldi eg at tað er øgiliga gleðiligt at síggja nógvar góðar raðfestingar í her millum annað innan útbóðingaøki sum

eitt sindur av rós er eitt sindur av rís men tað sum eg havi tikið við mær tað er at okur hava gjørt nakrar sparingar á tí sum er borið niðan í fíggjarnevndina og

ella minnijáttanum so fara okur sjálvandi at hygga upp á tað og vita um okkunnu koma við eina broyting ímillum aðru triðju viðgerð eg vil so taka nøkur av teimum nøkum av teimumraðfestingunum sum okur hava gjørt í í meirilutanum sum eg haldi eru góðar raðfestingar og tað skal ikki bara vera frá suðuroynni sjálvandi av partaferav suðuroyartunlinum nú verður lagdur í eina fasta liði at að tað arbeiðið verður sett í gongd soleiðis at mann mann tekur og og flytur tað frá hesi innleiðandi fasini sum hevur verið hjá landsverk og hvar ið tey hava brúkt einim tvey ár upp á at at skaffa sær nakað tilfari til sum okur kunnu byggja víðari á so halda okur a tíðin er búgvin nú til at man leggur tað í eina fasta lið í ein partafelagsform akkurát sum eysturí um sandoyartunlar hvara ið í arbeiði kann blíva meira strukturerað og og hvar ið fleiri tættir kunnu fara í gongd í senn tavil siga bæði undan undankanningar men eisini hvussu okur

greiningar og viðgerðardeplum sum okur hava tosað um í sambandsflokkinum í eitt ár ella tvey hann er so komin á skrá nú hann verður lagdur undir heilsumálaráðið og eg veit at landsstýrismaðurin hevur arbeitt við reabilitering her er so ein gyltur møguleiki at fáa skipað tað í í ein yvirskipaðan stovn við kanska eini yvirskipaða reabiliteringslóg og hetta er veruliga nakað sum nógvir borgarar koma at fáa gleði av og sum nógv bíða eftir tað hevur eisini verið diskuterað eit sindur um rúsevnaviðgerðarstovuna novað við sum okur hava játtað pengar til novið er ein ein stovnur sum er virkað í danmark í nógv ár hann virkar út frá einum tað tað sum mann kalla fyri evidens baserað behandling tað vil siga har eru bæðir sigriatarar sikologar sjúkrasystrar læknar og og sjúkrarøktarfrøðingar sum eru knýttir at stovnunum og sum kann vera eitt sumpulir mang til tað annars góða arbeiðið sum verður gjørt av hinum trimum stovnunum sum okur hava

ø og so eri eg glaður fyri ítróttarháskúlan í vági sjálvandi sum vit komin upp á fíggjarlógina aftur hann hevði upprunaliga fingið fígging men hon datt burtur í millum síðstu samgongu og nú sitandi samgongu tá vóru tríggjar milliónir tøkar til ta byggingina men tað dáttu burtur og nú er so setta sjeyhundraðoghálvtrýss túsund

fáa byrjað arbeiðið við at byggja nýggjan skúla og so er tað eisini bústovnarnar í suðuroy sum eisini hava fingið eitt sindur av pengum til at fáa gongd á prosjektering av einum nýggjum bústovni í suðuroynni sum okur eisini vit skulia hava brúk fyri og so hevur tað verið nógv tosað um um strandferðsluna eg skal ikki tosa um partafelagið strandfaraskiplansins tí tað eri eg ikki so øgiliga heitir fyri sjálvur

hin vegin sannferðslu loysnina sum tað hevur verið tosað nógv um tá ið okur fóru upp í tann bólkin tá var eitt høvuðsendamál eitt høvuðsendamál hjá hjá mær sjálvum í hvussur at fáa at geva strandferðsluni betri karmar at virka undir enn hvat ið teir hava í dag strandferðslan og serliga serliga smyrðil og manningin á smyrli ger eitt kempistórt arbeiði fyri at royna at halda suðuroyarleiðina koyrandi okur hava ikki gjørt tað lætt fyri tey tí okur hava bara hetta eina skipið og tað verður koyrt øgiliga hart tað siglir nógv og frá at verða ætlað sum eitt ferðafólka og og bilføroya eta í dag blivið til eina eina fraktfergu sum eisini tekur ferðafólk tað skuldi vera akkurøvugt at tað var ein ein paser og bilferga nú er tað bliva fraktferga sum tekur bilar og fólk eisini so vónandi kemur hetta her at lætta munandi um hjá teimum fólkum sum arbeiða serliga umborð á smyrli og á strandferðsluni at fáa lagt tingini betri til rættis og so mugu okur taka hetta her við prísásetingini upp í í bæði her í tinginum men eisini í fíggjarnevndini fyri at síggja um okur kunnu taka og gera nakrar justeringar í sjálvum prísbygnaðinum fyri suðuroyki tá okur tosa um strandferðsluna yvirhøvur annars so vil eg siga bara heilt stutt til síðst í sambandi við hetta her hesa fíggjarlógina sum kom niðan í nevndina so haldi eg stativekk at tað sum okur fingu niðan tað var ein ein ófyltrera fíggjarlóg sum bleiv koyrd í føvningin á fíggjarnevndini og so máttu íjaendin fíggjarnevndin líkasum takið tykur bara hetta og finni út av tí og tað hava okur su roynt eftir besta førimuni eg haldi at tað er ein heilt skeiv mannagongd at gera tað skuldi verið soleiðis at tá i kom niðan til okum tá varð hon trimmað og filtrera men tað má so í hvussu so er gerast betri til eina aðru ferð tí tað er absolutt ikki gott nokk at tað er fíggjarnevndin sum skal sita og føra
fíggjapolitikkin í føroyum takk fyri ja
takk hervóru nakrar viðmerkingargersovætakk fyri frú forkvina ja sjálvandi fegnast vit saman við fíggjarnevndaformanninum um at partafelagið suðuroyartunnilin erer ávegis at vera stovnað eg vil bara hava eina lítla áheitan til til tey sum fara at arbeiða við hesum um at hava landsverk øgiliga tætt at sær í hesi teimum er nú einaferð at arbeiða við við linjuføroying og annað tí ati landsverk er trossalt tann stovnurin sum er haldi eg best førur fyri at taka tey samfelagsligu atlitini tá ið tað kemur til til linjuføroying tað er ikki sikkurt at tað altíð loysir seg best at taka ta stytstu linjuna tá ið mann ger ein tunnil tað er møguligt at til dømis vise í vissu í sandoyartunnilin ber nú at komin út norðan fyri hálsavøtnini o so hevði mann eina øgiliga mótbrógvu har tá mann hugsaðr um eina suðurfar suðurleið øgiliga gott at at tunnilsmunnurin liggur har sum mann liggur í dag so tað tað er bara ein áheitan um at hava

hartakk fyri harra frú forkvinna og takk fyri eina skilagóða vegleiðing brandur samdury eg haldi eisini at tað er tað er avgerandi og tað trúgvi eg eisini at eitt tunnilstunnilsfelag sum verður stovnað kemur at ynskja at landsverk verður ein partur av tí trúgvi øll tann vitanin sum í dag liggur inni í landsverk hon kemur sjálvandi at at koma tí tunnilsfelagnum til góðar sum verður stovnað men hin vegin akkurát tá tað har sum brandirsandoy nevnir við teimum samfelagsligu atlitunum tað er ikki vist at ein at eitt felag sum skal borða og reka ein tunnil hevur tey atlitini sum landsverk kemur at hava so tað vilda sanniliga hopa og tað vildi alt annað vildi verið órímiligt enn at landsverk ikki bleiv ein partur av av arbeiðinum hjá felagnum og
serliga miðvíkjandi linjuføringini takk tú
takk høgni hoydal ein viðmerking ger sovælfrú forkvinna eg øvundi ikki erhard joensen ta uppgávuna sum fíggjarnevndin fekk eri púra samdur við honum í at tað tyktist sum atta koma eni ófullfíggja fíggjalóg niðan frá lansstýrinum øhog eg fariat spyrja yhard joensen var tað veruliga so at samgongan hevði se kki sæð fíggjarlóga uppskotið áðrenn tað varð borið niðan so í øðrum lagi missun heldur ikki tað sum nú fór at henda tað er at nú fara landstýrisfólk og samgongan at siga t nú skulu vit premsa okkum frá okkum sjálvum nú skuldu tey broyta tað aftur í fíggjarnevndin hevur broytt so tað er eina øgiliga øliga trupul støða so tí fari at spyrja erard joensen við hvat roknar hann við nú hendir frá her haganum frá í aðru viðgerð til triðju viðgerð at verðr tað verður tað verður tað bara spælið nú har hvør skal royna
at at vaska sínar hendur
takk er at joensen ger so væl takk fyri frí forkína til tann fyrra spurningin fyrst so hevði eg ikki sæð fíggjarlógarnar uppskotið áðrenn tað kom neðan og til tann seinna spurningin so verður tað ikki eitt spæl sum fer fram eg fari at taka tær skilagóðu og sakligu atlitini við mær ímillum aðrir og triðjuviðgerð tí tað er ikki vist at tað sum okur hava gjørt serliga viðvíkjandi teimum sparingum at tað eru tí rættu sparingarnar so eg havi ongan trupulleika av at broyta nakað sum kanska er skeivt til eina triðjuviðgerð tað haldi eg er mín plikt sum formaðar fíggjarnevndini hinvegin so kundi mann kanska havt gjørt onkur ting írvísini mann kundi havt tikið landsstýrifólkini meira uppá ráð men okur hugsaði ella eg hugsaði upp á tann mátan at vit eg fór at spyrja landsstýrifólkini hvør er sín lagi hvar eg kundi fara inn og spara saman við fíggjarnevndini so hevði eg við hvussu so er ikki verið nokk
spart takk fyri
takk fyri henni góð gjørt so væl ja hann fór mær um tað er púra rætt sum er at ljóðin sigur at smyrur er broyttur meira at blíva fraktskip tað varð soleiðis tá ið smyrur kom og eisini tá ið tað varð fyrrreikan tá var ikki trupulleiki so stórur tí at fraktskipin er sigldi havnað havn næstan á hvørji havn og og tað var ikki ein trupulleiki tað var øgiliga øgiliga lítið áeinarum at byggja inn á við so tað var absolutt ikki nakra trupulleiki og onkur hevði eina síðu lúku sum legði at á málani men nú kann hon ikki brúkast av heimum lærarum merkisligari orsøk tá ið hon bleiv brúkt tá ið nógvum vindeygað so viðursýndin er broyttur í og við at eingin eingin fraktskip sigla ella næstan eingin sigla inn á havnirnar og tað hevur sett eitt at men eina stóra avbjóðing til til smyrid og og og tað var tað var serliga tær men so vit maman ansa eftir nú og nú verður tað skipið tretivu ár og skal hava eina tretivu ár klassing og vónandi er tað í ordanum tá mann mann ganga út tá ið íslendarar

kfyri fyri forskvnna smyril var ongantíð roknaður til at vera eitt fitaraskip til tey stóru flutningsfeløgini í føroyum tað er eitt faktim og so kommat spyrja hví er smyril blivin til eitt fitaraskip til tey stóru flutningsfeløgin í føroyum jú tað er tí at tað er bíligari enn at fara inn ettí vissi tað var soleiðis at at kostnaðurin uppvigaði tað at flutningsfeløgirni fóru inn á suðuroynna intil til ella tilføroyar ella ávegis tilføroyar ella úr føroyum so hevði tað verið nakað annað men tá ið prísstøði hevur ligið so lágt sum tí vur ligið og og tað sum kanska er enn meira merkisvert tað er tað at prístøðið umborð á smyrli tað er lágt men prísurin at flyta hann er høgur og tað er ikki upp á grund av kostnaðin hjá strandferðsluni tað er upp á grund av kostnaðinum hjá flutningsfeløgunm tað ertað er at

ger so væltakk fyrú forkvina tá man hyggur ígjøgnum álitini so er tað øgiliga stutt ímillum samgongu og andstøðu soleiðis yvir orðna sæð men her eru so ymiskar raðfestingar og sparingar gjørdar og heilt stutt fara inn á sparingarnar so so eger fíggjarnevndin farin við plinklipparanum og sum summi halda er nokk so primitivt men men fíggjarnevndin er síðsti liður í í hesari prosessuni og og og teir skera so ígjøgnum við nøkrum sparingum og tað er als ikki populert men men útreiðslurnar eru espoderaðar og og og tí fer mann inn og og eingin vil missa tað er tað er saman søgu hvørja ferð eingin vil missa tað skil mann fyri sovigt væl men men fíggjarnevndin hevur ábyrgd av landskassanum og og koyrir hann gjøgnum ein lítlan slainkikuri kann mann siga eftir hava etið teka nóv nógv vist vit so hyggja eftir raðfestinguum sum fíggjarnevndini er gjørt so fara koma tríggjar milliónir afturat til neyð og menningarhjálp frá níggju til tólv tað stórur meiriluti ella visti ikki alt løgtingið bakkaði upp um hetta til fyrstu viðgerð miðnámim kambsdali fær fimm milliónir til eina sera kærkomna íløgu eftir at studentaskúlin og handilsskúlanha lagt saman so so hevur mann ikki kunnað rúma øllum næmingum í einum rúmi og og tað tann møguleikan fær mann nú og afturat tí verða nýggjar stovur til náttúruvísind og annað og og tekniski skúlin er ein líknandi støðu har eingin avla er teirra eisini ikki játtaðar pengar til at byggja hesa olluna so byrjar ein nýggjur fólkaháskúli í nesvík og tað er øgiliga spennandi byrjar í heyst tí er tað ikki kans er men siga full játtan ella játtan fyri alt árið men men skúlin kemur at koyra alt árið men byrjar nú í heyst og ísf fyri at nevna okkurt annað eisini fær tvær milliónir og umsorgarnarheimið glorea fær eina lítla øking og og har at fingjuð tað upplýsta at at har eru nakrir tungi brúkarar har er
fult hús ja øh tað er altso steffan klein poulsen sum er orði tá fyrigongurá í í tingsalinum sum hoyrist øgiliga væl upp her so tað hevur ei ordiliga gott vis tann fundurin kundi flutt út í gongina so tingmaðurin kann hava orðið einsamallur ger so væl steffan klein poulsen ja frú forkvina á umsorgaraheiminum e glorea og møguliga aðrastaðni eisini fingið upplýst at tær eru øgiliga tungir brúkarar kanska ikki egentiliga hoyra heima har har í øll førum fult hús og tí umhugsar mann kanska at pyggja út og tað taðer tiki ikki tað sum henda játtanin snýr seg um men men tað stutt at langa er at at vit spara rælia nógvir pengar ígjøgnum hesir stovnarnir ella sjálvsagnarstovnarnir tí at almannaverkið vildi gjørt tað til ein nógv hægri takskt um um tey skuldu loyst hasar avbjóðingarnar so har fer eitt framskarandi arbeiði fram og tíðin gongur skjótt undan men eg hug at fara heilt skjótt inn á samferðslupakkan sum hevur fingið nógvar umrøðu seinastu dagarnir yvir oyruna so er tað tvær avbjóðingar mann við loysa tað er farmin til suðuroyggjna suðuroynna har er problemið við kapasiteti og eisini hetta við at halda tíðarætlanina so har fara umleið tretivu miliónir til at keypa eitt skip settaverð samtykt og afturat tí trýogtjúgu milliónir í rakstri til hetta sama skipið og eg veitik um hennik old segði nei takk til hetta skipið hannvar ðr øll før eum ikki serliga imponeraður av av hesum skipinum men eg haldi tað tað loysir ein ein øgiliga týðandi avbjóðing suðureftir og og í hesum sama pakkanum so leggur mann fimm milliónir oman á farmin á suðuroyarleiðini og og har haldi erhard joensen og og firmun rasmussen hava verið nógv meir reellur tá vit hava diskuterað prísin og annað tí at hann er ikki so ræðliga nógv hægri enn fyri tey sum skulu flyta eitt sloyp til til norðrella vestur so et tað lætturum hjá smyrli og og og og ger tað nógv betri hjá ferðafólkunum og hitt er so pendlararnir har mann fer inn í eysturoyar og sandoyartunnilin og og koyra eida príslækkingin og so er tað eisini norðuoya vágatunnilin sum egentiliga er rein umsiting har tú tekur við einari hond og kemur út við hinari hondini og hetta verður so eisini fíggjað við bensin disil og tungolju og vegskattin sum ger at pendlararnir í størri mun fara at velja tí stytstu leiðina tí tí grønari leiðina og og nógv fara kanska fara vert í stóran mun tí nógv liggja um hesar trý til fýra túsund krónrar um mánaðin av teimum sum koyra nógv har vestur frá ella úr norðoyggjum eysturoynni til havnar og tí haldi eghta er ein øgiliga skilagóð loysn og vónandi kunnu vit finna eina semju um hetta her tí at tað er pláss fyri at gera tillagingar men eg haldi at at hennrik old og aðra hava veri ett sindur órímiligur rundan um diskusiónina av av prísi og annað tí at suðuroyarleiðin fær komandi ár um hetta varða samtykt trýoghálvtrýss milliónir á fíggjarlógina afturat so so vónandi finna vit eina semju um hetta takk frú forkvina ja so er
nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá eygum samuelsen ger sovælja takk fyri frú forkvinna eri púra samd við steffan klein poulsen um at umsorgarnar heimi glorði at gera eina eitt veldliga stórt arbeiði og tað er stórur tørvur á hesum heiminum sum nú er so fult sum tað kann vera av brúkarum men eg eri eitt sindur kedd av at mann setti trý hundrað túsund at mann ikki setti taðer í sotepurs at mann kanska ikki setti eitt pikkl eitt sindur afturat av á uppskotinum til aðru viðgerð men nú hevur tað verið tosað nógv um at broyta til triðju viðgerð so kanska steffan klein poulsen kan gera sína ávirkan galdandi og at fáa tað talið at kvinka eitt sindur uppeftir tað hevði eg hjálpt munandi vænti eg og somuleiðis við samkomuhøllini á tekstaskúla sum eg skilji so eg játtanin nú tvær komma sjey og tað kostar tríggjar komma fimm at prosjektera so aftur har er nakrar fáar hundrað túsund sum kanska mangla í men tað kanska røðarin kann gera nakað við til triðju
viðgerð
takk steffan klein polsen ger sovælja har er fult hús í glorea allarhelst í øðrum umsorgarnarheimum ella veit u øll bara um um hetta her við glorea at har er fult hús og faktiskt fleiri sum ynskja at fáa avvarandi inn har og og og og nógv starvsfólk eru millum annað einsamøll um náttararvakt og anna sum havn ikki vildi góðtikið á øðrum stovnum so eg haldi har har fer eitt megnar arbeiði fram trý hundraðog hálvtrýssd túsund krónur tað fer ølmførum at muna væl og um tað skal lyftast longur upp tað teimum tíðin vísa um tað ber til fíggjarnevndin hevur øll førum lagt stóra orku í a í at tálma útreiðslunum so tað mugu fáa at síggja hvat hvat ber til ímillum aðru triðju viðgerð men eg haldi at fíggjarnevndin hevur hevur gjørt eitt gott arbeiði tá ið teir iútgangstøðini er skjótti
gott grundarlat í við at arbeiða í fíggjarlóginum
takk fyri siristenberg ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja soleiðis sum tað ljóðar so er arbeiðið í landsstýrinum ikki verður serliga hegnisligt vist nakað eitur so øh nú var hetta her frammi við at tað kemur eina nýggjur háskúli eg hali t ikki okur hava hoyrt so nógv um tað eg veit heldur ikki um tað liggur nakað tilfar ella ella akkurt um hvør hevur arbeitt við tí lla hvat tað er fyri nakað nkann tingmaðurin greiða eitt sindur frá hvat tað er fyri eini nýggjur háskúli sum verður settur á stovn ogokkur sum hvat hvat er tað er tað eitt eitt sindur av líkna við hinar háskúlanir sum eru ela ella var ella var tað eftirskúla ela
ella hvat var tað fyri nakað
takk steffan klein poulsen ger sovælja frú forkvina eg kenni ikki allar detaljir um um henda nýggjaháskúlan og nú eri eg ikki partur av fíggjarnevndini sum hevur hevur havt hesir hoyringspartarnir inni og viðgjørt hetta her men sum skil tað so er tað fólkakirkjan ella ella heimavissjónin sum hevur arbeitt við hesum her háskúlanum og og eg haldi at mann kann mann kann búgva á hasum háskúlanum ella tskalat vera heima men men tað koyrir sum ein su nógvir aðrar háskúðlalar við øllum møguligum áhugaverdum fakum frá mánadag til fríggjadag so so hatta haldi er eitt ótrúliga spennandi tilboð mar mann fær við seg hv skilta rætt eini tólv til fýraogtjúgu næmingar inn tá ið tá ið tilboðið
eg er komin ordilig gongd
ja øfrú forkvina eg nevndi ikki skipið sum talan um at keypa suðuroyni í einum orði tað var ikki skipið sum eg satsaði uppá tað var tað var flutningurin og teir trupulleikar sum standast av tí skipið vónandi er er vónandi gott sjálvt sjálvt um tað er gamalt so veit mann av at at skipið sum r íslandi tað er vanligvís líka hildið væl nú hopi eku ikki tað vera sum um hasjfjorð hann er fast pláss yvir á skipasmiðjini har liggur hann ja lá nú tá ið ogu kom norður efir hysta vikuna eg haldi haldi ha mær horvin í dag hann er nokk so fastr eina fyrð um mánaðinll at ferðaðis at skipasmiður ø síðan er tað hann sigur at at tunnilstjaldini er rein umsyking nú havi eg verið nokk so næður uppi á tí frammanundan nøkur ár fyri og og og gjaldini altso alt tað sum er gjørt í vágatunlinum hann er hildið av høgum støði hann er asfalteraður kantar framvið trygdarkantar framvið asfalteraður og hann skift ljós sog hannhevur

steffan klein poulsen gersuvælja frú forkina tað var gott at hoyra at hennrik old fer at taka væl ímóti tí ja potensiella nýggja skipinum sum sum tað vara játtað pengar til á fíggjarlógini og og hann var eisini nógv inni á hesun her við farmaflutninginum og har haldi eg at aðra víst á at at munurin er øgiliga lítil serliga vist tað verður innanfyri innan fyri vikuna so er tað næstan bíligari hjá hjá suðuroyingunum í mun til at flyta hjá øðrum og annars liggur tað um um sama støði so kappingarstøvan útfrá tí mínum metingum er ikki so ring sum hennika old vil gera hantað til og tjaldið er komið so langt niður nú í norðoyatunnin o vogatunlilim at tað tað byrjar at líkjast roinar umsiting og og tað er rætt at tunlarnir er væl viðlíkahildin við við teimum pengunum og tað er ikki bara enda tjúgukrónurar tað er eisini tey høgus gjøldini sum avr havt inni áðrenn sum hava hópar pengarnir øgiliga skjótt upp so eg haldi at tað er rætt at at mann eisini ger hevur tað við soleiðis at pendlararnir fáa ein ein lætt
sum sum koyra nógv til miðstaðin
síðan er tað jaspur langord ger sovæl ja takkfyrihara formaður ja tað er í samband við enn her samferðslupakkan ta her er eitt sindur løgið at siti og lurta eftir at suðuroyartinglimur hava verið so illgruna sama inn á hetta prosjektið kanska negativur beinleiðis tað era fyrsta at mann fer inn og keypir eitt skip tí mann sær í dag tá ið mnn skal leiga í skip o er tað sera kostnaðarmikið at tað loysir seg betri eitt oyu eitt og vit vita at smyril er tann einasta skipi sum vit í dag eiga sumsæ kann sigla um suðuroyarfjørð at mann tryggja sær eitt skip afturat soleiðis at í fall at nakað skuldi hent so hava vit beinleiðis eitt annað skip at seta inn og harumframt at mann fær fýra túrar afturat um vikuna at sigla herfrá til suðuroyar mátti eisini verið fantastiskt tað skapar ein ein tað gevur hevur betri títtleika og og samstundis kostar tað sjávandi skaldbargaranum fjøruti milliónir men tað vilja vit eisini betala
so takk fyri
stefan klempað olsen gjørt so vælja fyri forkvinna fleiri hava fílst á at at hesin pakkin kanska verður for stuttskygdur men eg haldi at hann loysir nakrar øgiliga øgiliga viktigar avbjóðingar fyri suðuroloyna fyri pendlararnir í eysturoynni og norðoynni og áravestru og tað sum vit hava fingið upplýst tað so er tað skilabesta keypætarskipið og og og eg undrist eins og jaspur langorda at at mann er so misnøgdur við tann pakkan eingin hevur verið fyri fyrislagið nakrir justeringar tað er bara verið nei mann tímir ikki ikki allir suðuroyingarnir er at joensen hevur verið øgiliga regellur meiri konstruktivur millum annað so eg veit ikki ordiliga hvat mann dyrgir eftir mann bara einki vil hava at allir pakkin skal sleifast ella um mann kann
era nøkur ting fyri at fáa tað ígjøgnum takk fyri tann næsti at røða verður høgni hoydal
gersovælja frú forkvinna eg fari at koma eitt sindur inn á tað samlaðu javnvágna í okkara fíggjarpolitikki og so nøkur ávís mál sum liggja mær á hjarta og tað hevur verð nógv tosað um her hví er búskaparpolitikkurin í føroyum farin frá tí at vit hava havt meira enn eina komma fimm milliard í avlopi aftaná fýra ár tá ið undanfarna samgongan sæt til at tað nú er vent til eitt at man longu hevur spolað eina milliard upp á í halli upp á tvey ár og so koma ymsar umberingar men veruleikin er sjálvandi at tað er bæði tí mann hevur slettiski havt tamarhald á útreiðslurnum øhog tað er eisini tí at mann hevur skorið tær mest grundleggjandi inntøkurnar og eisini hevur býtt byrðina fyri hvussu vit rinda til okkara felags vælferð skeivt og tað besta dømi eg kann koma við tað er at fólkasalngu gloymta hendan samgongan broytti pensjónsskipanina frá degin til dags ein góð pensjónskipan varð samtykt har ið teir pensjonistar sum bara høvdu samhaldsfasta og fólkapensjónar liga av kanska eit sinur afturat høvdu fingið eina hækking til at tir allar allar ríkasta pensjonistanir teir til dømis tjena hundrað og tjúgu túsund krónur um mánaðin sum vit kenna her í húsinum at teir skuldu fáa minni tað broytti mann so nú um ann nú man broytt pensjónsskipanir soleist nú fáa allir pensjonistar uttan munur teir millionerar ella nær um millugarderar eina hækking tað fer at kosta okkum øgiliga nógv frameftir tað fer at gera hallið og javnvágna og búskaparliga haldføri skulu rópa tað tað verri síðani gjørdi man í óðum verkum eina broyting í fiskivinnuskipanini sum bara upp á fáar dagar gav bara avreiðingarviðir til nøkur fá reiðarí oman fyri fimmhundrað milliónir og so broytti mann skipanina hjá undanfarnu samgongu sum varð nógvkritisserað soleiðis at e og hefta tøl frá landstýrismanninum sjálvum jakob vestegaard soleiðis at tð hevði gamla skipanini verið galdandi søvdu tvey hundrað og seksogtjúgu milliónir komið meira inn bara av teirri broyting sum sum samgongusamtykti altso ein skattalætti fyri tey størstu reiðaríini upp á tve hunrað og seksogtjúgu milliónir so siga vit at vinnan skal ikki ovbyrgast í avgjeandim tað er eg samdur í men hetta eru tey gjøldini sum nú færa bara vera keypti seld millum privat tað vil siga longu her tosaðu vit altso um trý fýra hundrað milliónir skeiva vegin bara í mann sum skorir inntøkurnar hjá okkum í felag so tað er høvuðsorsøkin til at tað gongur tann skeiva vegin so fari eg at nevnø nøkur fá ting afturat frú forkvinna eitt sum eghav gloynt at fegnast um tað er tað at tað hevur eydnast á okkara fíggjarnevndarumboðum altso pollareynatúgvu og og akseve johannessen grutt vang at fáa haldi eg bæði meirilutan og minniluta at hækka játtaninup á sikkskúlan eina millión tað er serstakliga gott men samstundis havi eg lagt merki til eina lítla upphædd og taðr til tað sum eir tóntónleik útflutningsstova sum kanska fólk ikki geva sor nógv farum har er márenn nær skora játtanina í hesum broytingaruppskotinum við við helvtini og tað merkir at tað arbeiði tey hava gjørt fyri at fáa ungar tónleikarar úti áheima og ta líi tey mugu rættast latt steðga tí so tað skilji eg ikki hví mann eisini har fer eftir og nærsla burtur av nøkrum játtanim sum lutfalsliga hjá teimum er so nógv og so kunnu skapa so nógv nýtt fyri okkara mentan og list øh so eg fari enen fer a heita á løgtingið um at taka sær betri partar fyri og vóni at vit kunnu fáa rætta upppá nakað av tí ringasta í

beinta løgið jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna eg hugsaði at spyrja høgni hoydal hvat hannsigur til ati samgongan hon skerjir vørn við hálvari millión altso tgu tilbúgvingin á sjógvi alts g jeg trygd hevr faktiskt hjá hjá skipinum hjá okkara hvat heldur høgni hoydal um tað at trygdin hjá sjófólkunum nú verður serd takk fyri

ja frú forkvina eg var inni á tí míni fyrru røðu at tað tykist mær ógvuliga mer kotnligt og eg eri ótrúliga harmur um tað eg ja at eg fái ilt í hjartað av tí at vit hava styrktómetaligt í síðstu árini við bæði sínum eftirlitinum í eisini trygdini á sjónum tað er so týðandi fyri øll okkara sjófólk tað skerjir mann bað altso bæði trygd altso bjarging og og og leiting og eftirlit og tað er ikkitil gags fyri nakran samstundis sker skermann eisini í hesum broytingaruppskotinum skermann havstovuna nýggja havransaraskipi jágups sverra sum er grundleggjandi gransking til framan fyri okkara høvuðsvinnu øhog tað fari eg eisini at at royna at fáa broytt tí at eg haldi hetta er ein ein ótrúliga skeivgongd aftaná vit gjøgnum fleiri ár hava fingið tað upp og so legið g eisini meritl at manmann skerjir veðurstovuna sum er á hjartamál hjá okkum og tað haldi eg heldur
eg koyri nakrastaðni heima hon er akkurát komin í gongd
síðan er tað siri stenberg ger so væltakk fyri harra formaður ja tað er trupult at fara inn og gera sparingar hjá fíggjarnevndini og tí blívur tað ofta mann tekur eitt sindur frá hvørjum men tað er púra rætt at visti er eitt staman ordiliga kann hyggja eftir hvussu mann kann gera tað meira rættvís og eisini kunna spara eitt sinurupá sigt so er tað at hyggja eftir pensjónunum tí at tað eru gjørdar broytingar í pensjónini í hesari samgonguni har tey sum tjena eitt lítið sindur tey beginna t fyrr at betala skatt tey høvdu trýss túsund áru ela hvat tað var umkring nú eru tey fimmogfjøruti tey beginna fyrr at etala skatt men tey sum arbeiða nógv og hava kanska høgar pensjónir sinnar av tey blíiva mótroknaðir og fáa rættiliga nógvar pengar út so tað er blívu øgiliga nógv meira for tell aktugt at vera ein múgvandi pensjonistur og har hevi mann hvørfólt kunnað gjørt nakað sum gjørdi tað líssindur laðarligari eisini hjá teimum sum bara hava pensjónina at liva av men meingin vil hyggja efir teimum stóru tingunum
tí tekur mann bara eitt sindur húskt og pyskt
hoydal ger sovæljúst hetta við hvøri hvørjar avleiðingar hava ymiskar knappligar avgerðir har mann roynir at at spinna tað ella venda tí til nakað annað tað er til dømis broytingar pensjónunum eg haldi bæði sambandsflokkurin og fólkaflokkurin til valið og fór út at lova gullagrøna skóvertupensjnistarnar tá tei so komu til so gjørdu tey so gjørdu tey tað at tað søgdu tað allir pensjnistar í føroyum er líka te halda ikki pensjonistar eru ymiskir tað vil siga ein ein flakakvinna ein sjúkrarøktafrøðingur ein lærari ein ein námsfrøðingur tey verða sæt saman við til dømis einum politikara sum kann fáa bæði eina fulla løn pluss pensjón og fara eina ovurstóra pensjón tá ið tá ið tey fóru tá ið politikará pensjón og okkara pensjónsskipan segði tað at tey skuldu ikki hava hækking tað er hini sum hava tørv á tí men tað broytt henda samgongan so tá hon sigur at hon er hækkast hjá pensjonistunum so er hon fyrst og fremst givið teimum sum hava eina ovurstóra pensjón sum kanska eingin vanlig fólk í føroyum kann ímynda sær eina hækking og tað fer at kosta okkum í framtíðini tað tað er tað sum ger at búskaapolitikkurin fer avleið saman við til dømis broytingum í í í í í fiskivinnulóggávuni o annað tað er tað sum er tað tað sum skeiklar øllum so að foyr ikki at koma á nøkrum óvart at vit hava so stórt hall tí mann stýrir beint ímóti einum samfelagi har ið mann ætlar sær a bidda pengar úr danmark ella at koyra rokningina
til tann vanliga føroyingin
akk jaspur langord ger sovælja takk fyri frú forkvinna tað er nú sjótt tvey ár síðani at penpensjónin bleiv broytt og tað er nokk so stuttligt at tað skal nýva so illa hjá høgna hoydal at vit hava givið pensjonistunum nakrar krónur afturat tá i síðsta samgonga sat við tá vildu tey ræna pengar frá pensjonistunum vit hildu ikki tað var rætt at gera og fóru tí og góðu teimum pengarnir aftur ein pensjonistur í dag hevur minimun tíggju túsund og sjey hundrað krónur eftirskatt tlsað eitt par hevur so tveyogtjúgu túsund og fýra hundrað eftirskatt at liva fyrri og eg veit væl tað er tungt og eg eg skilji væl høgna hoydal at tað nýver og tað og so harafturat sígur hann tað verður ikki mótroknað og tað er eisini ein lygn tað passar ikki tí pensjonistar sum eru føddir eftir fyrsta januar trýoghálvtrýss vera mótroknaðir eisini teir sum høgni hoydal kalla milliinerar og betriljaderað hvat annan a vur orðhann hevur fyri tí so góði lat okkum halda okkum til sannleikan og lat okkum brúka tíð upp á tað sum er eitur gott og eg haldi

høgni hoydal ger sovæl ja sannleikin er ofta illa lýddir og e kanska er tað meira ferið at sannføra seg sjálvan at jaspur langord roynir at fortelja ósavnaitir fyri føroya fólki at vit hava hæaka hata pensjonistan nei eg kann upplýsa jaspur langaard at eg havi verð í politikki í sjó tjúgu ár nógv siga tær alt for leingi og tað kann vera rætt og eg havi tvær ferðir veriðvið til at hækka fyri fyrst nakrantíð í í í nýggjari tíð hækka pensjónirnar munandi hjá fólkapensjonistum og tað var við at lyfta tey upp sum bara so vanlig fólk sum arbeiða arbeiðs lyfta tey upp tað gjørdu vit eisini undanfarna samgongu har hann pensjonistapar fekk meira enntvey túsund krónurum mera un mánaðin og fekk hesar upphæddirnar tað sum tit gjørdu tað var at tit vildu eisini part ú lyfta tey sum ikki høvdu tørvað á tí og tað eru eit faktum og hetta kemur at gera tað at landskassin kemur at fáa eitt undirskot tí at tit endiliga vildu gera tað sum he var púra óneyðugt til dømis hjá hjá einum politikara sum fær kanska meir en hudrað túsun krónur tá hann verður tá an fyri komfpirnatión tað ber ikki til hví skuldu hví skuldu tey eisini hava hesa sosokallaðu grundarupphæddina tað var tað ikki neyðugt
og tað er tað tit hava gjørt
hammr ger sovæltakk fyri frú forkvina eg spyrji onna hoydal sum vísti á at hevði tað kanska ikki verið eitt sindur kærkomin nú at havt lat okkum siga minimum hesar trý hundrað milliónirnar sum samgongan spældi sær av beinanvegin ter komu til altso ikki við at líka bíða í kanska eitt hálvt ár ella kanska bíðað ettr ár nei tað fyrsta mann ger men setin niður skrivar á samgonguskjal sum eingin heldur og so sigur mann pá hvat okur hava trý hundrað milliónir her sum kundu verið góðar hjá borgarunm í føroyum nei lat okum sleppa av etther nú beinanvegin sum skjótast áðrenn áðrenn et verða brúktar hetta okkut gott endamál sum kanska tænt í øllum føru
hevði teg kanska ikki vei góðar í dag takk fyri
jú hsanderbjar n hamm er tær teir pengar so teir hava skorið av tí at tí at teir hava teir ov tikið fíggingina burtur undir einari javnvág í okkara fíggjarpolitikki og tað koma tey tey laksloyntu í føroyum at gjalda tað vita vit men tað ster har til t hava fingið tað so tað sigla tað nú við trupulleikan so eg veit ikki ter h vivt hugsa tað at teir fór at hava so stórt hædd gjákir tíðinar so royna ter skylda upp á koronu ánað mun vit hava jú reinsað tølini fyri koronu og sjálvt við tí so hava teir koyrt móti hallið hallið hallð halli allan vegin og i ella te so kallaða ið á fíggjarlógini nú tað er grundað altso á at gjøgnum igvasum pátarni mnkann selja nøkur partaprøv brúka tað til rakstur g síðari og g hava tað hava hansær egnu samgongufólk siga at hetta er ikki fíggjarpolitikkur so í veruleikanumær tað aftur halli í okkara fíggjarpolitikki í ár tað er av faktum ilt við at skilja hví at politikarar sum annars fóru til væl upp á at siga nú skulu teir vera búskaparliga ábyrgdarfullur gera slíkt tað er øgiliga øgiliga trupult at skilja staða ikki bara rokna við at teir kasta frá sær skal onkur annar
bruta uppi eftir teimum sum vanligt tøkk síðani er tað bjarni kárasum petersen sum fær
fyri frú forkvinna eg haldi til aðru viðgerð av fíggjarlógini er niðurstøðan ikki so ræðiliga nógv øðrvísi enn hvat hon hevur verið hinar ferðirnar tá ð vit hava viðgjørt fíggjarlóg og og fyrisovut eisini fyrstu viðgerð tó við nøkrum broytingum eg haldi yvirskipað sæð so hevur landsstýri ella samgongan mist tamarhald á fíggjarstýringini mann er komin við eina rúgvu av ófíggjaðum lættum tað at gera lætta er jú ikki netúrliga ein trupulleiki í sjálvum sær men tá ið mann ikki finnur pengarnir aðrastaðni so verður tað trupult at fáa fíggjarstýringina hanga saman og eg haldi eisini at mann hevur gjørt alt ov lítið fyri at tálma útreiðsluvøksturin hjá landinum kanska serliga á rakstrar síðuni sum er peningaupphæddur sum skulu játtast áðr umm ár og tað blívur við at vaksa og eisini tá vit vita hvørja støðu vit eru í sum samfelag við at vit fara hava eitt vælfarðarsamfelag sum verðir dýrari at reka at mann ikki roynir at tálma útreiðsluvøksturin

eg haldi at tær fíggjarlógirnar sum hendan her samgongan eg komin við hevur verið eitt greitt útsøk fyri fíggjarligum ábyrgdarloysi tað hevur verið tann sama søgan hvørja tí einastu ferð vit hava staðið her upp undir jól við at mann hevur undirskot og at mann ikki fíggjar síni átøk um mann letur útreiðslurnar spola avstað tað sum er broytt kanska hesi ferð tað er tað at tað fyri mær at síggja er ein fíggjarnevnd sum er øgiliga samd um at hetta her gongur ikki í longdini tað haldi eg er ein ábending um at fólk vita væl av at hetta ber ikki til men at tað kanska er øgiliga trupult at halda at hava stýra fíggjarstýringini tá ið tað eru so nógv politisk ynskir sum tað nú enn einaferð eru vt taka raksturin hso vísir minnilutin í fíggjarnevndini á at tað seinastu tvey árini so eru raksturin økst við landhjá landskassanum við níggju hundrað og tveyogfjøruti milliónir krónur og tá eru útrórslur sum standa a korona ikki við og tað gongu ímóti alt vit og skil øog tí eigur politiska skipanin at vera meira ábyrgdarfull og vera sína uppgávu vaksin teir fakligu myndugleikarnir hava nú eisini rópt varskóð íóteljandi ferðhir tað havan rópt varskaóni ið kanska einum seks sjey ár uttan at mann hevur tikið tað í nóg stórum álvara vit vita jú at vit kunnu ikki brúka so nógv sum vit gera í dag tað verða so nógvir postar á vælferðarøkinum sum fara at eta upp alt tað fíggjarliga rásarúmið sum vit hava í dag tí mugu vit altso fara í gongd við nakrir kurar har sum vit roynsa út fyri óeffektivum skipanum og óneyðugum peningaoytslu og tað sum eg sjálvur havi sagt upp í fleiri ferðir fyri sovutt hvørja ferð vit hava havt orðaskifti um fíggjarstøðuna tá havi eg roynt að undirstrika at um vit ikki megna at hava yvirskot í hesum tíðum sum vit eru í so kann alt fyrisovit gera tað sama ø vit hava einki at standa ímóti við tá ið tíðirnar venda tað er fyrrivegn ein greið ábending um ati at vit hava eina púra vónloys av fíggjarstýring hjá fyri tað mesta borgarligum politikarum sum hava altíð havt tað onkursvegna ásið at mann dugir so væl við pengum og hetta er tey somu fólkini sum hava rópa og geyla fyri tveimum árum síðani um ábyrgdarloysi og avgjaldsøðið sjálvt um undanfarna samgonga megnaði at hava eitt yvirskot á hálva aðru milliard so tað sigur seg sjálvt

at mann selur út minnilutin kallar tað selja arvassilvurið fyri at fíggja ovurforbrúk tað eri eisini harðliga ímóti at mann roynir at pynta fíggjarlógina við at selja út av tí aktivunum sum landið hevur har við er ikki sagt at tey ikki onkuntíð eru fornuftigt at selja men at selja tað bara fyri at fáa fíggjarlógina at síggja betri út tað síggi eg absolutt ongan meining í framsókn komið fyri ikki so langari tíð síðani við einum lógaruppskoti um eitt fípolitiskt regluverk har sum vit onkursvegna seta hetta her í system soleiðis at vit sleppa undan at hvørja ferð ent nýggj samga tekur við men so skyldar um tað upp á undanfarnu at mann ikki fær yvirskot og og at mann sminkar og brúkar og og har er eingin tilelving til at royna at spala pengar upp í góðum tíðum tí at mann veit at tað verður alt spenderað tá tey næstu koma til valdið tað eigur at leggja síðan á fasta legu so tað verður gjørt í systemi tí a vit hava ein ein opin tilfeingisbúskapur sum tan føroyski hevur brúk fyri at vit hava ein búskap á eina eina fíggjarlóg ella fíggjarstýring sum er u javnvág tað er altavgerandi fyri at vit klára hóraundan á hesum her átjan oyggjunum nú fór tíðin eg fari at biðja um
orðið aftur um eina løtu takk fyri ja takk
ein viðmerking frá bjarna hammer ger so væl takk fyri fórkvøldina ella spyrja bjarna kárasum petersen um hvat hann heldur um at mann seljir almennar ognir og koyrir inntøkurnar frá frásæluni beint inn í rakstyrðu fyri tvey túsundu og tveyogtjúgu
og heldur bjarni klára sum tag takk fyri fyri forkvinna
er sjálvandi eitt kempið stórt problem altso tú kann tú kóvða ímynda tær visti túvi thevði eitt húsarhald har dugi har rokningar rokningarnar bleivdu við at koma og tú í staðin fyri at kanska arbeiða eitt sindur meira ella ella brúka eitt sindur av minni so byrjaði tú at selja sofaborðið og selja sjónvarpið og selja alt tað sum lá inni í innbúgvunum fyri at fíggja tað dagliga og tað er eitt sindur tað sama við við við hesum her við at mann selur aktivur hjá landinum fyri at fíggja rakstur tað heldur øgiliga stutt eg haldi minnilutini sigur at tað er sum at pitsibuks og at tað er ein stokkotur í hiti og ta er jú púra samdur í tað hoyrir ongastaðni heima og eg haldi eisini at tað er tað er átaluvert at mann ger tað bæði politiskt haldi eg ikki at tað er í lagi men eisini tað at mann ger tað fyri onkursvegna at geva eina ábending um at úrslitið er betri enn tað er tí hetta kemur at koma aftur um
ov seinni tað eri eg púra yvirbevístur um
takk høgni hoydal ger so væl ja frá forkvinnuna við formansflog við loyvi ella forkvinnuna við loyvi fari eg loyma at lesa eitt lítið brot
fyri fyri bjarna kárasson har stendur langtíðarfíggjarætlanir sum framtíðar tríggja vælferðina verða gjørdar bæði fyri rakstur og íløgur málið er ein sjálvberandi búskapur har borgarar og vinnuna hava frælsi og mann skal hava ein konjuktur javnandi búskaparpolitikk har mann leggur til síðus í góðum tíðum og t spara í góðum tíðum sum mann kan brúka tað seinni eg fari atspyrja bjarna bjarna káraston man kann gita hvaðahvaðan eg havi hesa her brotið
søh tað eg giti tað man vera antins samgonguskjalið hjá samgonguni ella okkurt líknandi har sum mann sigur eitt men mann ger eitt annað hesari samgonguni so líkt øh og tað er jú eisini tað sum er tann stóru dpultmoralini tað at hesi somu fólkini sum hava sitið í andstøðu fyri tveimum árim síðani sum hava rópt og geyla um hvussu ábyrgdarleys undanfarna samgonga var hóast hon klárar at hava eitt yvirskot upp á hálvar aðru milliard og øll tey átøkini sum var framdi bæði heilsuøkinum og á tí sosiala økjunum og skattalættar tað fíggjaði mann hendan her samgongan tekur einki inn tvørturímóti inntøkurnar minkað tí at mann ger lættar og mann fíggjar eingin av teimum átøkunum sum mann ger mann selur heldur út av landsins vognunum øh og tað tað er undarligt at hetta her kemur frá nøkrum sum siga seg sjálvum at vera borgarligir flokkar sum altíð hava roynt at útmerka seg við at siga at mann dugir so væl at ansa eftir pengum í meðan vinstravongurin til dømis ikki dugir so væl tað eg havi trupult við at síggja at
hann nú veruliga er so takk fyri harra formaður frú forkvinna takk fyri tann næsti røða verður
páll á reynatúgvu ger sovælforkvinna

onkursvegna trupult at at tosa for nógv neiligt ella negativt um samgongur eisini samgongur sum eg sjálvur ikki er í partur av tí í veruleikanum eri grundhugsanin hjá mær at at vit øll gera ellíkassu royna at gera okkara besta fyri tað føroyska samfelagiði vit kunnu vera ósamd um hættirnar men eg ivist onga løtu í at tær stjórnur sum seta seg við valdi í føroyum at tær hava sum mál at royna at gera sítt besta fyri føroyska samfelagiði og tað ivist ikki í at hendan hersstjórnin eisini hevur eg haldi kortini ikki tið vera hepnað serliga væl serliga visti mann setir tær royndirnar upp ímóti tí kritikki sum sum hendan stjórnin hevði tá ið hon sat í andstøðu fyri fyri nøkrum árum síðani tá varð kritikkurin haldi eg órímiliga harður frá táverandi andstøðu

fyri eini løtu síðan har hann segði mann eigur at liva upp til sínar egnu atfinningar tað er ein øgiliga fagur setningur og í veruleikanum rættiliga vísorð men men hann mátti so sjálvur eisini ásanna tað at hvørki hann ella samgongan kláraði at liva upp til tær atfinningar sum hon hevði havt móti undanfarnu samgongu eg kundi hugsað mær at koma inn á onkrar tættir í hesum her í fíggjarlógaruppskotinum ela fíggjarlógarálitunum eg haldi ati eg haldi at eg haldi at øll politiska skipanir skuldi tikis tað til sín av tað tað uppskotið summinnilutin skjýtur upp at játta fýra milliónir krónur afturat til dalstunnilin tað er ein frálík verkætlan har sum tunnilstoymi er hevur gjørt eitt eitt stórt arbeiði har sum manhevr borð áð sjey hundrað metrar av tunnlili higartil av teimum tveyogtjúgu hundrað metrunum og fyri einum kostnað sum er væl væl væl væl lægri kanska bara ein triðing ella ein fjórðing av tí sum tí sum teir teir útlesiteraður til útbodnu tunlarnir kostað fyrimeturin í dag við hesum leisnum sum varð skaptur til at fáa gjørt teir smærru tunlarnar og tá varð on hugsað um at gera bæði tunnilin til fámjins dals til tjørnuvíkar og til gjáar nú er so fámjinstunnilin lagdur í ein í eina annan leist men tað ger so tað at velja vit at brúka eitt sindur meira av peningi til hetta slagið av tunnils ger so kunnu vit upp á tíggju ár fáa gjørt bæði dalstunnilin tjørnuvíkaratunnilin og tunnilin so gjáar og tí haldi at vit skulu ikki draga hesar loysnar út meira enn neyðugt og og tingið kann so velja at fylgja okara uppskotið um at leggja fýra miliónir fkrónur afturat til arbeiðið við dalstunnilin í komandi ári so ber hvussur til at hava samanhangandi arbeiði alt fyrra hálv ár og harvið koma maskinurnar og og virkisførur hjá teimum fólkunum sum arbeiða har sum eg haldi gera et útmerkaðog gott arbeiði ikki at ikki at standa stillar eg haldi at eg eri ein av teimum sum áhaldandi hevur víst á faktiskt líka síðani sjálvur sett pengar av til tað sum landsstýrismaðum fyri nógvum harrans árum síðan at gera eina greiningar og viðgerðarmiðsøð fyri fyri seinheila skadd og tað kann eisini verða onnur skadd við tað hevur ikki verið serliga hugir til at ati at stuðla tí tankarnum men eg má siga tað at eg haldi at meirilutini í fíggjarnevndini eigur rósaeisini fyri at hava tikið tað til sín og hava valt at seta pening av eins og øeins og andstøðan hevur gjørt í sambandi við hetta fíggjarlógaruppskotið tað haldi er ein ein ein sigur hvussur at bæði avnstøðu samgonga seta pengar av til tað ogtað er einki ivast í at at viðvið tí deplinum ella við tí leisnum fara at fáa eitt betri tilboð til okkara kanska fleiri av teimum sum eru ringast stat í tí føroyska samfelagnum og ikki minst so kunnu vit fáa tað soleiðis at tað er ein hurð at fara til hjá teimum sum sum veruliga stríðast heldur enn at sum í dag at mann skal fara frá frá pritepól ella flá hurð til hurð har har mann frammanundan er egvuliga sperdur av av lívsins lagnum eitt annað hjartamál sum eg havi reist fyrr og sum sum eg eisini havi gjørt uppskot um fyrr tað er at gera eina stóra høll til fótbóltin øh eg var eitt sindur harmur um at at stigtakarin til stóra hellina fyri hondbóltin inni á strondin av teir góvust á á hondum og fótum tí mær dámdi øgiliga væl ta høllina sum ítróttarhøll burturav og harafturat so kostaði hon bara umleið helvtina av uppskotunum til stórhøll sum sum er á veg í hoyvík einki ímóti henni eg haldi fantastiskt við sit kunna fáa við sugu kunna fáa eina eina eina stóra hill upp at standa eg havi sjálvur havt mítt stóra ivamál um tað fígging sum kemur av fólkatingi eg haldi at eg eg haldi hettað r ein lovsta óvani at vit vevja danska fólkatingsjáttanir upp í arbeiði hjá hjá føroyska tinginum í heila tikið tað e tað er tað er ein ósigur sum eg haldi ikki hann er absolutt ikki dámiligur og og hann skaðar okara umdømi ikki bara í danmark men at skaðar okkara undømi sanniliga eisini í føroyum tá tað kemur til fótbóltshøllina so haldi eg so avgjørt at tað er at tað rtað er gott at vit í smáum seta seta onkursvegna leggja lunnar undir ta verkætlanina og eg veit væl at tað eri hugsanir um at gera tað at gera høllina inni á inni á svangaskarði eg havi sjálvur skotið upp at mann gjørdi tvær høllar av líknandi slagi og eg haldi fyrisovud ikki at tað er nakað sum forðar fyri at hon kann verða gjørd inni á svangaskarði ella fyrði tað hansara skuldu í sandoynni um tað skuldi borið til nú tað verður koyrandi í sandoynna tað er bara fimtan minuttir frá høvuðsstaðnum og tað er ein fínur møguleiki og visi tað skuldi verið so so skuldi eg fegin sjálvur lagt grundstykki til hanam um um um eingin annar vil tað so tað tað tað skuldi ikki staðið á so so her eru her eru fleiri góðir tættir í fíggjarlógaruppskotinum bæði frá andstøðu frá samgongu men eg haldi ati eg haldi kortini at at samgonguuppskotið gongur í so nær við at taka burtur av játtaninma á viðbrøkumøkjunum í samfelagnum summa landssjúkrahúsinum harsmman fer eftir sekstan milliónum uttan uttan veruliga heilt a vita hvørjar avleiðingarnar eru tað haldi eg eri ikki nøktandi umframt at mann tekur játtanir frá fleiri av viðgerðarstovnunum sum eg haldi at gera eitt gott arbeiði við at stríðast við at halda
flest føroyingum á rættkjøl takk fyri takk fyri fleiri viðmerkingar
tan fyrsta frá siri stenberg ger so væltakk frú forkvina ja eg ætlaði at taka í hetta her við dalstunlinum sum eg haldi e faktiskt er ein sólskins søga tað var gott at tað koma á skrá og tað vísir seg at tað gongur eftir ætlan og visu mann játtar nakrar milliónir afturat so kann arbeiðið vera meira støðugt og ikki koma støðgur í av og á og tað er eisini okkurt sum týr upp á at mann fær rættiliga nógv fyri pengarnar tí at tað verðar eisini gjørdur veður og annað samstundis og kanska fær mann nógv meira per millión nógv fleiri metrar enn mann fær vðtil dømis fámjistunlinum so tað var ikki ein ein skeiva avgerð eisini at seta tunnilstoymi á stovn og skjótari g tann tunnilin vr verður borðaður ígjøgnum skjótari kann man koma víðari til tjørnuvík og í og í gjógv o tað tey sum allars bíða eftir teimum smærru tunlunum so at hatta haldi eg vr ein góð loysn
eg hopi at mann kann samtykkja at tekka taa hjálta
nnk pállareynatigvur ger sovæl takk fyri ja eg púra samdur við siru stenberg og takk fyri viðmerkingina um at at dalstunnilin var ein ein góður røtt loysn sjálvt um tað stóð nokk so nógv á tá ið tær avgerðirnar skuldu takast tiltann fíggjarliga parturin av tí so er einki ivað sí tí at vsu eg havi roknað nøkur lundarætt so kostar dalstunnilin onkrastaðni millum millumhálvfjerðs og fýrs milliónir tá hann liðugur tað er fyri tveyogtjúg hundrað metrar vit hava akkurát játta hundrað og níggjuogtrýss milliónir krónur til fámjinstunnilin fyri trettan hundrað ell og fjúrtan hundrað metrar vesunær minnist rætt so tað er ein himmal víðmunur at mann fær meira fyri pengarnar eg sigi ikki at tað eri somu avbjóðingar í jarðfrøðiliga tað kann got veras tað ra truplar lendið at koma ígjøgnum við fámjistunnilin men tað er einki at ivast í at leisturin tað at hava tunnilsteimum koyrandi arbeiðandi við tí tempu sum tað nú einaferð ber til har fær tú í hvussusferð í hvussu sær dupult so nógv fyri pengarnar
kanska tríggjar ferði so nógv takk fyri
síðan er tey jóhannes joensen gjørt so væl takk fyri frá forkvøðuna ja men eða pállin reinvíkur veit av at eg havi eitt stuttligt handalstundur nógv tá ið nevnt oftani eg haldi bara at undarligt at mann ikki játtar pengar soleiðis at mann arbeiðir alt árið eg haldi tað er ein óskikkur at arbeiða hálvt ár og so gavt hann eina tá mann kann arbeiða alt árið á staðnum so tað verður nógv skjótari liðugt um mann slapp í gongd við tjørnuvík og aðrastaðnum sum neyðugt tað eisini erannars er tað ein góður skipan men hon stóð bara við játta einst á hægri játta so haldi eg eisini tað at mann hevur fingið eina skipan við seinhaldarsgøtuni er øgiliga gott og tað kann mann øll vera fegnastu og so nevndi eg pállar henni hvussu hallirnar tá ið mann snakkað um hallir so so eru tað væl fleiri hallir sum mann ætlar í framtíðum at gera rokning við fótbóltshallir ymsast hann er í føroyum rokning við so tað verður neyðugt
í fleiri førum rokni eg við at játta takk fyri
gsæja takk fyriforkvinnan eg eg eri samdur johannesjoensen í tí at at ati hallurnareg veit væl at summi seta stórur spurnartekin við hallirnar men eg haldi ikki at vit skulu gera tað tí tað er ein ein tann størsta og besta fyribyrgingin vit yvirhøvur kunnu hava fyri fyri at leiga okara ungdóm á á eina góða kós í teirra ungdómsog og virknislívi tað er ein himmallígur munur av at síggja ferðuan og frælsan ungdóm fara til til eitt ítróttartiltak heldur enn at síggja tey ganga sum sum sum brak í gøtun í keypmannahavni ella ella hvat tað skal vera so tað eru teir pengarnir sum eru givin úr út hap men teir fara ómetaliga ómetaliga væl viðvíkjandi tunnilsarbeiðinum ja tað eri tað er eitt sera arbeiði ella ella serligt arbeiði og tí er spurningurin also hvussu klárar tú halda upp arbeiðsmegina visti tú aldla tíðina skal bróta arbeiðið av við at tú arbeiðir tríggjar mánaðir so arbeiðir tú ikki aftur í eitt hálvt ár
tey fólkini kunnu sjálvt forfinna takk fyri
síðan er tað høgni hoydal ger sovælfrú forkvina eg var fegin um at pottarenativur koma inn á arbeiðinu við at útvega hallir bæði til fótbólt og hondbólt sum kann menna okkara ítrótt uppháddir meir og potlarenatigvu veita munandi betri enn eg og hann sigur eisini hetta mugu sjávandi fíggja sjálvi altso eg eri so harmur um at nú hava fókatinspolitingarættar gjørt seg til ein partu av haesum her prosjektunum taðer tað nakað sum ítrótturin í føroyum hevur víst ikki bæði hondbólti og fótbóltim ð nógvum ðum ítrótvu greinum t kenda mest frá hondbóltim tað er at tey trúgva á eginevni til at trúgv upp á hetta megna vit vit kunnu fara út heim undir egnum flaggi at at spæla fyri okkara egna land og soframvegis og so kemur mannvið ino einar ússaligar politiskari loysn skal onkur ganga runt og spæla sum um tey hava skaffa pengarnatil hesi her fólkini sum í veruleikanum vilja gera alt við sínum hjartabláðu fyri at fyri at menna sína ítrótt og menna sítt egna land tað er tað sum er so niðurgerandi av tí sogi eg hopi vit fáa s
kaka tí sum eg sjálvi fíggja teg sjálvandi
pállareynatyku ger sovæl ja takk fyri eg eri púra samdur við høgni hoydal við tí í tí spurninginum so eg haldi minnist tað tá ið eri sjálvur sum partur av av bieinoghálvfjerðs litunum fór uttanlands at spæla fyrsta sinni í europakupp saman leingi altso tað tann tann stolpleikin tann gleðin tað var at at at koma sum umboðandi eitt pinkolítið bygdafelag í í í føroyum og allíkavæl spæla europakupp úti í úti í stóru veru vit gjørdu kum ikki ein gongd fyri skommul altso vit vit kláraðu rímiliga væl at spæla upp ímóti teimum sum spældu ímótir so tað er øgiliga týdningarmikið og ítrótturin hevur tað í sær at hann ofta hann oftar klárar at lyfta okum frami eitt betri ljós enn enn enn gerandisdagurin ger og og tað er jú bara fantastiskt at síggja tey úrslitini sum sum serliga hondbóltrin tey seinna árini men sanniliga eisini fótbólturin hevur gjørt í nógv ár og og vit hava nógvar ítróttagararnir eisini fyri tansara skulu sum veruliga klára at kappast ímóti móti altjóða litinum og har við ganga á odda at vísa okum at at vit hava einki at ræðast vit kunnu saktans lutak
sum eitt sjálvsøtulán takk fyri takk fyri síðan verður tað næsta røða sirið í stenberg
ger so væltakk fyri frú forkvinna tað sum eg haldi er sjálvandi nógv góð ting í eini fíggjarlóg tað sigu seg sjálvt eg fegnist stórliga um at ítróttaskúlin nú fer sett hol á tað at fáa hølur og at mann setir suðuroyartunnilin á skrá og nøkur av teimum góðu tingunum sum ellars eri í her at mann eisini fer at taka fleiri sjúkrarøttafrøðingar inn og annað men allíkavæl so kanst gert ikki burtur at tá ið mann fer at skerja so er tað nakrir bólkar sum ofta ganga aftur og í hesum førinum er ta bornini tað eisini nógv teimum sum búgva ymsastaðni í útjarðinum taðer tey sum eru sjúk og ti tey sum hava skerdan førleika og tað sum er so undarligt t er tað at mann skerjir tað ikki ikki endiliga tíma longar pengar hevur men tað er tí at mann vil flyta pengarnar til at nøkur skulu hava ókeypis tænastur meðan onnur skula betala og tað er ikki tað er ikki ordiligur samanhangur í tí vist mann tekur eina lítla játtan sum kanska hevur rættiliga stóran týdning so so kann tað kann g nevna barnabata sum til dømis hevur tú o eg ráðgevingina tey hava mentaonskipan og tey hava mangt annað teð hava eisini staðið fyri jólahjálpini og tað veruð øgiliga skerd í teirra virksemi tí at tað er ikki borið til up á sama máta havt tiltøk í ár sum tað hevur verið í onnur ár og her velur mann so at taka av teirra játtan tay komu heldur ikkiupp ína hvat hjálparpakkan vær vitandi tí tey eisini hava verið avmarkað í tiltøkum tað haldi er er øgiliga stórt spell tí at tað er eisini tann parturin sum arbeiði við barnarættindum til til dagliga tað haldi eg ikki í ordan hyggur mann s eftir barnaverndarstovuni sum er ttann skipanin sum skal leita eftir og hava hava samband við fosturforeldur góðkenna fosturforeldur sum ein stór uppgáva og eisini taka sær av barnahúsinum sum veður tað eisini skert barnaverndarstovnarni verða skerdir trivnaðar tænastur familjufyrisitingin og javnstøðumál og so eta sjúkrahúsini og kommunulæknaskipanum heilsutrygd og almannaverki ø so tað rakar upp á einannan máta fólk sum frammanundan ofta eru rakt og tað haldi eg er eitt sindur ósømuligt øh statvek haldi eg tað er ikki rætt at fara at hækka farmakostnaðin til suðuroynna tað tað tað kunnu okur ikki gera tað kann man ikki hava hjartað til okur noyðast at hyggja eftir at vinna og fólk eisini skula kunna trívast í útjarðinum eg haldi tað púra óhoyrt at gera tað samstundis sum mann tekur tunnilsgjøldini av og eg haldi heldur ikki tað er í lagi at mann leggur avgjald á tunguoljuna í løtuni meðan mann er í ferð við at flyta alt hettaorkuskifti at flyta alt yvir á æl tí tað kemur at betýða at sevprísurin kemur at hækka í hvørn einasta húsið tað kann ikki plaga nakað annað tí tað er eingin annar at betala tað so tatey tingini hopi at mann kan fáa broytt til triðju viðgerð okur prøva so við nøkrum broytingaruppskotum takk fyri
tann næsta røða verður løgmaður bára steinilsen
tað eru kan mann siga ein sterkur bulur vit hava í okkara samfelagi bæði tá tað kemur til búskapin men sanniliga eisini tá tað kemur til okkara skipanir og hetta er eisini galdandi tvørtur um samgongur so vorð um samgongu og andstøðu tvørtur um vælskeið og tað eiga vit at fegnast um tí tað gevur grundarlag fyri at vit kunna sita her í dag og viðgera um útreiðsluvøksurin er forstórur skulu vit raðfest øðrvísi og hvat skuldu vit heldur uppraðfest enn niðurraðfest og hvat hvør parturin mátti ynskt vit eru fleiri fólk nakrantíð í føroyum og tað sær út til at fólkavøksturin heldur áfram tað merkir at føroyar er eitt av bestu londuni vera í har fólk vilja búgva har føroyingar søkja aftur til og kanska onnur við og ein kanning er komin fram í dag sum eisini vísir hettar og prógvar hættar arbeiðið er eisini til allar hendir og meira enn tað í løtuni og tann framhaldandi bskaa havt í fleiri ár eftir hondini hóast heimurin hevur undir einu kollvelting tey síðstu árini við hesi her farsóttini sum hevu verið so hevur tað hóast alt framhaldandi verið vøkstur í búskapinum her heima hjá okkum tað ger so tað at vit hava havt ráðini til at raðfesta fleiri ár á rað og vit henda samgongan hevur millum annað raðfest heilsuverkið við val og virðiliga hundrað milliónum krónum higartil í hesum valskeiðinum nú hevur sera nógvur gjørt burtur úr her í dag at mann hevur skjórt heilsuverki í sekstan milliónum ja tað hevur mann og tað er nógv og tað merkist og eg vóni at vit kunnu fáa rætta tað upp millum aðru triðju viðgerð tað er so nakað sum mann má viðgera í samgonguni millum aðru triðju viðgerð hvussu vit fáa gjørt tað men hóast alt er heilsuverkið hevur fingið oman fyri hundrað milliónir afturat at arbeiða við hetta valskeið so eingin kann siga tað at okkara heilsuverk hevur tað verri nú enda hendan samgongan tók við tvørturímóti og tað var eisini eitt av eygalmálunum hjá samgonguni hjá sambandsflokkinum til valið at heilsuverki skuldi raðfestast og vit skuldu fáa eitt dygdargott heilsuverkseitt okkara sjúku kundu koma skjótt til pensjónirnar hækkaðu vit eisini við við fyri pensjonistarnar soleiðis at teir í dag hava tólv hundrað krónur meira eftir at livafyri og hava eina munandi lægri mótrokning soleiðis at tað altíð skal loysa seg hjá pensjonistum at arbeiða tað er í verksett og tað fegnist eg um tí tað hevur verð ein mál sum hevur verið leingi bíðaði og ja tað hevur kostað á landskassanum við teimum vanligu framskrivingunum og fleiri pensjonistum eisini oman fyri hundrað milliónir faktiskt hundrað og fimmogtjúg milliónr krónur sum bara hesi bæði málini er ein eyka útreiðsla fyri landskassan hesi trýáruni vit tosa um hendan samgongan ella hevur sitið o valdið og gera fíggjarlóg fyri nú er tvey hundrað og hálvtrýss milliónir krónur bara hesi bæði málin so ja pengar eru brúktir við raðfesta samferðslubakkin hann hevur fingið drúgvar viðgerðir í dag og sjálvur fegnist eg um fleiri tættir í nu ja har kunnu sikkurt ting gerast betri men so gera vit tað so seta t ðykkum niður hyggja eftir hvussu gera vit tað eg hoyri ikki so øgiliga nógv sum eru ónøgd um tær raðfestingarnar mann ger men mann er ónøgdur um at onkur skal betala eitt lítið sindur meir í hesum førunum fyri flutning fyri farm men sanniliga spaða tað almenna í annars onkur e ilskastat sindur inn á at vit hækka bensin og disal avgjaldi og oljuavgjaldi men har kann eg so bara siga hetta hækka bara helvtin av tí ella minni enn helvtin av tí sum undanfarna samgonga ætlaði at hækka bensinavgjaldið við ella gjørdi men táð fall so burtur aftur av mimisgávum seinni og eg haldi millum annað tað at vitvit hava eina avtalu um at fyri vágatunnilin norðoyartunnilin tá tað bleiv stovnsett at tá lánini vórðu afturgoldin so skuldi gjaldið fella burtur og tað avgreiða vit so nú harumframt siga vit tað at eysturoyartunnilin har i prísurin nakað høvur vit vilja gera nakað fyri at lækka tann prísin og tað gera vit eisini nú vit staðfesta at avbjóðingar eru á suðuroyarleiðini soleiðis at vinnan ikki fær virka til fulnar kanska kemur hendan eyka hesin eyka skipi at viðføra at vit fáa enn størri virksemi í suðuroynni tí at fraktin ikki verður ein avbjóðing ein forðing fyri menning og vøkstri og virðisøking í suðuroynni grøna orkuskifti millum annað stendur ein tekstbroyting í hesum her broytingaruppskotinum um at tinganes skal gerast grønt eg havi sett á breddan at vit vilja gera allar bygningarnar hjá okkum út í tinganesi il umskifta tað ikki grønar ikki málast grønaraso men tær skulu gerast við grønari orku tað arbeiðið verður sett í gongd nú tað vil siga vit eisini á tífróntunum umframt at framleiðslan verður nógv grønari enn undan kann eg fáa hálvan nutt afturat tá tað kemur til at fáa framhaldandi vøkstur so er eisini vakstrarform sett á stovn har mann roynir at finna útav hvat kunnu vit gera betur fyri at víðka um búskapin enn ug meira og tað er bara eg skal eitt eittkanman siga eitt kritikkpunkt sum so má siga fyri tá andstøðan koyrir øgiliga hart upp á at vit skulu taka tvey hundrað milliónir inn frá vinnuni har má eg koma við hjartasuffu vita tit her á tingi tingfólk í hesum høga tingi at fiskivinnan tjenar umleið tvey hundrað góðar tvey hundrað milliónir um árið og hon betalir tá hevur hon goldið trý hundrað milliónir í avgjøldum í tilfeingiskeldi tá hevur hon umleið tvey hundrað milliónir eftir hvussu nógv ætlar mann at taka frá henni afturat hetta uppskotið sigur hundrað milliónir tað val seat hon tjena fimm hundrað milliónir og skal betala í avgjaldi fýra hundrað og hevur hundrað eftir sjálv tað má vera verins hægsta skattatrýst á eina vinnu sum eg kenni til í øllum førum takkfrúforkun

leggja for nógv eftir løgmanni eg haldi tí veruleikanum at tað ertaðer gott hann tekur orðið bara siga tað at tað sum løgmaður segði nú havi eg neyvan upplivað áður ella ein løgmaður í einum landsstýri og einari samgongu stendur her og sigur tað hann vónar at fíggjapolitikkurin hjá síni egnu samgongu verður broyttur munandi til triðju viðgerð lat tað sum ver fara men eg fari at spyrja løgman en heilt annan spurningur u eitt heilt ítøkiligt mál fólkatingslimirnir sum hava roynt líkasum at at leggja dyvir okkara ítróttafólk siga tað at teir hava biðið um tretivu milliónir til eina stórhøll í avtalu við leiðslurnar í sambandsflokkinum í javnaðarflokkinum eg fári spyrja barnilsuum tað passar a so passar tá að løgmaður aflan hansara samgongan feldi okkara uppskot um eina stór høvl sum løgtingið skuldi stuðla hevur avtalu við sínu fólkatingslim at man skal biðja um pengar í danmark til stór
øllum fyri okkara fantastisku ítróttafólk
jaakharra formaður nú veit eg at bæði eg ella veit eg at høgni hoydal og eg sjálvur hava eitt stórt ynski um at fáa hesa stórøtlina fyri at fáa heimadystini hjá okkara hondbóltslandsliðum her spældar her heima í føroyum og ikki niðri í danmark sum tað verið í løtuni og eg var væl vitandi um at tað beiv arbeittur við hesum at fáa pengar men akkurát hvar hvør hevur spurt hvønn fyrst og hvar avtalan er gjørd og so víðari har má eg siga at tað sum s sum eg síggi myndina so var tað hetta hesir ígongdsetararnir í verksetaranum fóru í gongd við at skaffa eina stórhøll í føroyum teir vendu sær til ymiskar frontar grunnar og so víðari og nokk eisini politikari bæði kristiansborg og her heima í føroyum á løgtingi og í landsstýrinum eisini og síðani varð farið í gongd á øllum frontum og tí er tað komið í eyga at mann hevur fingið hesar her pengarnar á donsku fíggjarlógini og eg má vera ærligur siga eg havi ikki ilt av at pengar verða játtaðir til eina slíka høll óansæðm eru ú fólkatinginum ella á løgtinginum ella frá grunnum útlendskum føroyskum privatum hvat tað som mátti verið tað sum r eyðalmálið er at høllin stendur og at vit fáa okkara heimadystir í hondbólt
spældar í føroyum
siri stevnberg takk fyri harra formaður eg ætla at spyrja løgmann eg veit ikki um eg hoyrdi tað sum eg vil hoyra tað at hevur at mann kanska er viligur til at fara at gera broytingar í samfarstøðbakkanum tí halda virkar øgiliga rímiligt at mann fer at hekka farmagildini til suðuroynna og at mann ikki kann leggja prísirnar til dømis tá mann avtøkur í gjøldum aðrastaðni um tað er nakað mann kundi snakka um og so tað eitt aft haldi ikki nakar ordiliga verið inni á tað er eitt við tað stendur at mann leggur upp til nú at leggja brúkaragjøld á koronukannukarnar altso ikki tað sum er í landamarki men tað er vanligi at tað er nakað ein tekstur sum er komin inn í í fíggjarlógin ella broytingaruppskotið er tað nakað sum mann hevur umrøtt í landsstýrinum og kann tað ikki gera tað at fólk ikki fara at kanna seg beint nú tá ið nógv fólk koma til landið og so víðari vist tey skulu til at betala altso vit skulu til at betala
tað skal eg hava
løgmaður ja takkar formaður eg havi allar tíðirnar í koronatilgonguni lagt dent á at vit skulu halda fast við tað strategiina at fáa fólk at testa seg sum onkursvegna er í vanda fyri at hava verið í samband við smittu og verða blivin smittað júst víðari og eg eri har at vit so vit beginna at seta gjøld á tær kanningarnar so er eingin ivi um at so verður tað munandi færri sum kanna seg tað vit seta gjald á við landamarkið er tí at har er tað fyri tað fyrsta kanska fleiri útlendingar sum koma og í ætlanini er so ikki at seta gjald á fyrr enn fyrsta januar tað var hjá okkara ungdómur okkara lesandi sum eru í leistarunum uttanlandi og tey skulu heim til jólar skulu so ikki gjalda í hesum umfarinum men frá fyrsta januar verður tað so at tey skulu gjalda og tað gjaldið er ásett til at vera tvey hundrað og hálvtrýss krónur hesum fer ikki trý hundrað og hálvfems krónur so nei tað er eingin ætlan og tað er eingin gott hugskot haldi eg sjálvur at seta nakað gjald á hesar kanningarnar er tað nakað sum er týdning so er tað at samfelagshjólini koyra víðari so vítt til ber við so fáum avmarkingum sum gjørligt og har er eitt av teimum orsøkunum til at vit kunnu tað
tað er at vit testa sum it geri í løtuni
so er ta jaspur langaard ja takkfyrihara formaður eg haldi løgmaður greiddi øegiliga væl frá hvat fyri raðfestingar samgongan hevði gjørt bæði í mun til sjúkrahúsverkið sum hevði fingið omanfyri hundrað milliónir sjálvandi er nú tikið nakað tikið av aftur men teg statvek tey síðstu nfyri omanfyri hundrað milliónir tey síðstu trý árini og eisini í mun til pensjonistarnir nú hevur tað verið nakar frammi høgni hoydal va frammi um at tað varð givið øgiliga nógv til teir ríku pensjonistarnr ikki tar blivin bivan nakrar mótrokningar hvussu eru við teimum pensjonistunum sum eru føddir eftir fyrsta januar trýoghálvtrýss er tað nakrar
reglur selja reglur fyri tey
løgmaður ur ja tað er soleiðis atteir pensjonistan sum føddu fyrsta januar trýoghálvtrýss ella seinni teir verða framhaldandi mótroknaðir bæði í grundarupphædd og í viðbótini so tað er ikki nakar munir á tíð í so máta men tá tað kemur til at her við ja við útreiðslum og so víðari so er tað soleiðis at at útreiðslrar øktust í undanfarnu samgongu í einar milliard og nú á tølini veruð øgiliga nógvr frammi her um attær øktar higarti hesum vælskeianu góðar átta hundrað miliónir krónur men har kann eg so bara gerast stuttligt rokningstykki og siga tað við útgongsstøðið var fimm milliardir tá undanfarna samgarpa tóku við við samlaðu útreiðslustøðunum hjá landskassanum so er ein milliard tjúgu prosent og vist vit so ta úkønste at okkara var seks milliardir so í tjúgu prosent av tí ein komma tvær milliardir so í prosentum tað var sigur nútíðar pengum er útreiðsluvøksturin higartil hjhesi samgonguni á leið sama
ha støðið sum hjá undanfarnu samgongu
so er tað ruttvang takk fyri í veruleikanum so trúgvi eg at tað eru nógv fólk kring landið sum bekimra seg munandi meira fyri okkara heilsuverki enn fyri rakstrarvøkstri sambandsflokkurin fór til væl upp á viðgerðartrygd tað hevur sambandsflokkurin koyrt nokk so hart uppá nú tekur mann sekstan milliónir frá landssjúkrahúsinum altso metir sambandsflokkurin at mann er komin á mál við við viðgerartrygdina ella hevur mann slept tí vit vita at nógvr av teimum pengunum sum hann hevur brúkt eru farnar til eina ktskipan sum nú verður skrottan so tæir skulu væl brúkast umaftur til eina nýggja skipan kann løgmaður svara mær hvussu støðan
viðvíkjandi viðgerðartrygdini
formaður men siga hendan samgongan heldur seg so til reglarnar altso landsstýrisfólkini sita ikki inni í fíggjarnevndini og gera álit tí tað ei man ikki har skal tað vera skottið millum landsstýrið og løgtingið eg má siga sum her eg eri eisini kløkkur av at síggja álitið hvussu mann er farin til verka hjá fíggjarnevndini men eg havi virðing fyri at tað er fíggjarnevndin og løgtingið sum tekur avgerðirnar hvat fyri pengar verða játtaðir tá tað er sagt so fara vit sjálvandi í samgonguni nú at royna at fáa millum annað tá tú kemur heilsuverkið nú hevur eg ikki skett mína vælini í tøluni men millum annað hyggi eg eftir tí nærri hvat er hetta hvat merkir hetta men sum eg nevndi í innganginum so er tað soleiðis at okkara heilsuverk hevur altso fingið væl oman fyri hundrað milliónir krónur eyka hesi her trý fíggjarárini sum vit
í hesum samgonguni hava staðið fyri
jtakk so er tað hennigoldja harra formaður nú eri tað soleiðisnar at um eitt ár hvørt er liðugur tá so eri seksogfýrs milliónir ikki til staðar við sølu av smyrjilein á partabrúðinum tað kann bara seljast eina ferð og tjaldur og so var nakar nógvar milliónir afturat í so so okur vita av at næsta ár um hesa tíðina so mangla seksogfýrs milliónir í tað er ein øgiliga keðiligur støða kom í at at hava sovorði hangandi at selja so eina løtu vinning tað er so eitt tað at hækka bensingjaldið ger tað at tað koma eina rúgvu av bilum at betala sum ongantíð kom ein í í einum tunli ongantíð kom í ein tunlil og eg var í vinnunevndini tá ið vágatunnlin bleiv gjørdur tað var ongantíð uppi at venda enn eg minni at nakað avgjald skuldi taka astav ongantíð upp at venda tað bleiv ongantíðupp átal og enn minna st av at skrivað túsund fólk hava leitað eftir síðan
eingin hevur fundið
løgmaðurja takk harra formaður til hennrikold viðmerkjara so kann eg bara siga at eg haldi atað er góður politikkur her á løgtingi vit síggja tað alt ov lítið her á løgtingi at tá vit áseta eyka útreiðslur so skulu teir fíggjast so skulu vit finna inntøkur at fíggja tað við í hesum førinum mann sagt ja vit vita tað at nú skulu vit brúka nakað av pengum millum annað til eina suðuroya ferju á dryfta hana trýogtjúgu miliónir um árið so hyggja vit eftir hvar finna vit pengarnar í hesum førinu mann sagt jú flutningur tað hevur nakað av bensin og disil at gera so har er eitt gott mið at fara og undanfarna samgonga hækkaði forrestin tað við ávikavíst fimmogtjúgu oyra um perlitur og tretivu oyrumperlitur sum fall burturaftur av øðrum orsøkum av einum feili og undanfarna samgongan gjørdi eisini tað nummarið at mann útbetalti meira til pensjonistarnar við at hækka gjaldið til samhandsfasta heilt munandi til allar føroyingar fyri at betala tað at pensjonistarnr skuldi hava meira og tað er ein reellur máti at fíggja tað uppá og í hesum førnum hava vit hildu at hetta er tað rætta fíggja ein samferðslupakka uppá

ja so er tað bjørt samelsen takk fyri ja vitfari at løgmaður ikki klárar at síggja mun á ein samgongu sum hevði eina komma fimm milliard í yvirskoti yvir fýra ár og eina sum hevur rigið á undirskotinum nú og kanska líka kvinkar upp um í ár so má eg barat siga soher taðikki løgið at støðan her sum hann er men gott at løgmaður at løgmansskrivstovan leggur um til grøna orku tað er fínt men vit saknaalt so eina ætlan fyri at mann leggur allar almennar bygningar um til grøna orku og tí fari eg at spyrja fara løgmann hvat hann heldur um at mann eisini skerjir orku og umhvørvisstovuna sum jú í veruleikanum skal eisini vera við til at vera ein av teimum sentralu leikarunum í umleggingini í grøna orkuskiftunum mán skerja tann stovnin hóast mann enn ikki komin við hesa náttúruverndarlógini sum eisini kostar pengar at umsita tað er øgiliga óheppihaldið fyri eina samgongu sum hevur gjørt so fá grøn fet at mann so eisini skerjir tann stovnin sum er nokk so viktigur beint nú o hesi árini hevur løgmaður ertað
eitt av teimum hundrað og hálvtrýss broytum
løgmaðurja øtakk harra formaður nú veit eg ikki vis ui msku snakka um svarta orku og nýtsluna av tíð so haldi hon ella er vaksin ikki ja higartil tey síðstu bæði undrir undanfarna samgongu og higar til hesi samgonguni er tann svarta útlátið vaksið alt ov nógv men vón er fyri framman tí vindmyllur eru á ávegis innan fyri tað næsta hálva árið ella árið so trúgvi eg at vit fáa munandi minni útlát enn vit hava havt frammanundan og tað halda vit øll eiga at fegnast um tá tað kemur til tinganes so haldi eg í øllum førumað e eitt øgiliga gott signal at senda út bæði til føroyska samfelagið til borgarar til vinnuna men eisini til tein almenna myndugleikan at siga at nú gera vit tinganes grønt viðganga á odda fara tit sama veg harumframt er ein skipan sum landsverk umsitur sum eggja til at atstovnar hjá tí almenna fara inn og gera grøna orkuskifti við at tey sjálvi varðveita ein part av sparingini og og landsverk er við til at fíggja tað og tað haldi eg ein skipan sum eisini er eggjandi til at almennir stovnar leggja un til
hvønn orsku takk harra formaður ja takk
bjart samuelsen gersovæl takk fyri harra formaður eg haldi at hetta er tann merkiligasta fíggjarlógarviðgerðin eg havi veri við til nakrantíð síðan eg koma á ting vit hava í dag hoyrt greitt at tingfólkini í hesari samgonguni kendi ikki fíggjarlógaruppskotið tá ð tey komu í einum tingi og tað er so ein orsøk til at so nógvar broytingar eru gjørdar men síðani hava landsstýrisfólkini dótti um beinið á hvørjum øðrum og hildu røður har tey siga at tey kendu ikki til broytingarnar sum fíggjarnevndin er komið við so eitlanas tað so virkar hendan samgongan ikki og tað haldi eg nokk so álvarsamt tí vit standa eisini á sovorðnum løgnum tingum nú tað er sikkra góð átøk men her eru knappliga komin á nýggjur viðgerðarstovnur á fíggjarlógina altso uttan á løgtingið yvirhøvur hevur verið við til at viðgjørt at tann nýggji viðgerðarstovnin skal upp í føroyum hvat við bláakrossi hvat viðheilbrigdunum hvat við frælsinum er tað ikki alt stovnar mann skal royna at fáa at virkað enn betri áðrenn mann beginnur upp á nýggjar stovnar síðani hava vit eisini hoyrt at tað kemur ein eftirskúli og alt gott um tað vit hava eisini fleiri eftirskúlar skal løgtingið ikki verða við til at viðgera at mann setir nýggjar eftirskúlar á stovn onkrar játtaninir kom mann so gara eisini úr fólkatinginum so tað er akkurát sum um at setrata løgtingið úr spælinum men so yvirletir man hon líka til fíggjarnevndina til at gera raðfestingar og síggja fíggjarnevndin bað sum fíggjarnevndini lystir og landsstýrisfólkini tey hava ikki verið milda at strúka forrestina eisini úti á facebook í almennu miðlunum men harra formaður eitt gjøgnumgangandi ting í hesari fíggjarlógini og uppskotinum frá meirilutanum fíggjarnevndini tað er at mann skerjir fleiri eftirlitsstovnar altso mann mann skerjir til dømis okkara sjóverjuskipan mann skerjirstarvsstovnar mannskerjir landsbankan tað visti við fór at henda tá landsbankin bleiv lagdur yvir fyvir á fíggjarlógina og so hugsi egakkurt um hvat er endamálið við tí altso hví fer mann eisini inn og skerjir sovorðnar heiltsentrala stovnar sum skulu vera við nú vit skulu leggja um til grøna orku altso eru nøkur visjón í hesum skerjingunum og svarri eg nokk tíverri nei hetta er meira tí at mann bara heldur at nú skal mann royna at fáa tølini á fíggjarlógini at síggja betri út men tað blívur so enn ov løgnari tá ið løgmaður so kemur upp her og sigur tað at forrestini so gongur tað fínt við búskapinum vit hava jú sæð øgiliga væl at raksturin hevur verið meira enn dupult so høgur sum hjá undanfarnu samgongu a so monn hevur klárað at økt útreiðslurnar raksturin líka skjótt sum hann kláraði upp á fýra ár hjá undanfarni samgongu og harra formaður eg veit ikki um tingfólk kenna hetta her hugtakið ati at kastivápni kemur aftur til tann i kastar og tað er tann kenslan eg standi við í dag eg haldi at mann vann sær valdi tann sum í dag er løgmaður og tann sum dag fíggjarmálaráðharrin við at rópa dagliga um at eingin stýring varð á búskapinum mann vann sær valdi og nú rakar bumur rangurin teir í skallan su tað smellir í tí her eru so vánaligur stýring á fíggjarviðurskiftiunu í hesum landinum sum tað ongantíð hevur verið áður og tað er nógv góð fólk í samgonguni g skilji væl at tey royna at bjarga tí sum bjargast kann í síðstu løtu men vissu ikki betri skil kemur á beinanvegin nú so má eg bara siga tað at hetta her landið fer at fara út í eina sera alvorliga avbjóðing fíggjarliga tí enn stendur væl til búskapar

fyribjarni hammer eina viðmerkingja takk fyri harra formaður tað v var tað sum eg beyt merki í men løgmaður smakkaði um undanfarna samgonga gjørdi hetta undanfarna samgonga gjørdi hetta tað virkaði sum um at alt gongur so øgiliga gott nú tað einasta gloymdi at siga at undanfarna samgonga hevði eina komma fimm milliardir í yvirskotið og hendan her hevur enn hall á triðja ári í bestu tíðum nakrantíð
í føroyum takk fyri har formaður
bjørt samuelsen ja altso fíggjarnevndin hevur so roynt við sínum broytingum at fáa eitt lítið yvirskot men tá ið mann ordiliga kavar niður í tær broytingarnar so sær mann eisini at tað yvirskotið avhengur av at mann til dømis selur arvað sínum lag mann fer inn og selur partapróvini í smyrilagin mann roknaðar við ein rættiliga høgum tíðsýst frá milliónaupphædd fyri tað og har má eg bara siga aftur og onnur hava nevnt tað fyrr í dag at tá ið mann byrjar at selja aktiv hjá landinum og velur ikki at koyra tað í búskapargrunn men koyra tað út í raksturin altso tá hevur mann eisini brotið øll mørk fyri hvat ið at borgarligar samgongur áttu at verið trygt fyri so og tí tí helt eg tað var eitt sindur álvarsamt tá ið løgmaður onkur vegna sláa eitt upp í glens og segði at nei nei nei her stóð væl til um hann ikki havt royalt hevði mann ikki havt hægri vøksturin undanfar samgongur tað er simplenski satt og eg haldi at mann er noyddur til at fyri at halda seg til tað sum er veruleiki
tá ið mann hevur hesi orðaskift takk fyri harra formaður
so fær bjarni hammer orðið ger suvæl ja takk fyri harra formaður eg min líka hava eina stutta viðmerking og tað var tæær tvær viðmerkingar tann fyrsta er kanska til nú løgmaður stóð her frina løtu síðan eg má siga at tað var heilt óalmindiliga stuttligt at hoyra framløguna hjá honum hann prátaði um alt sum teir fóru at gera tað grøna orkuskiftið er á veg og okkurt at gera hetta og og og viðgerðartrygdum hon kemur hvørja løtu tað minti meg akkurát um tá ið yvira klimarlera okur hevði henna har hatan her kemikali ali har sum hann stóð og fortaldi tjóðinni at tað er einki galið a slappi av meðan bomburnar brostað rundan um orrøni og honum slappa av og slappa av og og tanskini koyrdi inni a bein beint uttanfyri hann akkurát tað føli s eg hevði nú løgmassa snakkaði umann ætanhann ætlaði at gera og hvussu óalmindiliga gott tað gongur og so havi eg kanska ein spurningur eisini altso er tað eingin trupulleiki heldur í samgonguni tað virkar sumhn alt koyrir so so heilt óalmindiliga gott tá tað heur sagt tað var eila viktigt at fáa sagt tí tað virkar soleiðis beint nú tað er ein áheitan til fíggjarnevndina serliga meirilutan í fíggjarnevndini tað er kanska enn ein innilig áheitan um at royni og takið burtur hasar fimm milliónir hækkingina á farmagjaldi og hevur mann eina aðra sroynið so at arbeiða við tí kanska y tí níggjuárunum eina sum er sum ikki ger suðuroynna so óalmindiliga nógv meira kappingaravlagandi enn hon er í forvegin tí tað er tað hon ger tað er kappingarliga avliðandi líkamikið hvussu mann vendir og víka útí mann kann snakka um at at farmagjøldini r ikki hækkaði síðani tvey túsund og seks alt gott um tað men um nakrar fáar mánaðar ella um eitt ár er tað bara suðuroyggum sum er sum ikki er bundin við alt meginoyggi takið hasar fimm milliónirnar av tað er bara ein áheitan og so eitt afturat um eisini ein onnur áheitan um at fáa tikið av eisini hasa einu milliónina til at seta á stovn partafelagi strandferðslan tað er alt forfarligt at at seta at geva landsstýrisum eina heimild til at seta á stovn partafelagið strandferðslan tí okur vita hvat hann ætlar við tí tað er simpult henn eittannastað at selja strandferðsluna og tað vilja eingir føroyingar og tað kann ikki eitlanastað koma sum eina ein elonnur bomba til aðru viðgerð at strandferðslan skal privatiserast tað má hava eina nógv nógv stórri viðgerð tí tey sum eru tengd at ferðasambandið millum oyggjar í dag tey hava bara strandferðsluna og eingin torir ella kann liva við at tað verður privatiserað ella eittannaðstað verður koyrti á privat eitt alment partafelag tvey ting beint nú átrokandi løkkagjøldini eisini staðber til feroyagjøldini ikki seta fimm milliónir farmagjaldið á bara suðuroynna merkiu nokk og avtakið hasa milliónina sum landsstýrismaðurin og fíggjarmálin skal brúka til at gera strandferðsluna
til eitt annað partafelag takk fyri harra formaður
jóh tá so fær helgi abramsaðni eina viðmerkingja harra forma eg veit ikki hvussu politiska hendan viðmerkingin er men eg haldi at bjarni hammer hevði hug at blanda nøkur nøvn saman og nú vísti hann til til kemiska alið eg haldi at hann meinti við komiska alið tað var nokk hvør sum annað varð nokk gjørdur kemisk vápn og hin varð hin gjørdi hin var prestur teimum
kráskmaðurin bara fyri at fáa tewa pláss takk fyri
fyri harra formaður og sum fyrrverandi vinnumálaráðunum sum altíð hevur at svara upp á allar spurningar hann hevur rætt li og tað passar kanska eisini til tann persónurin sum stóð beint áran

ár takk
jntakk fyri harra formaður eg havi ikki annað enn ros tað sum suðuroyggum okur taka væl gleðiliga ímóti tí sum okur fáa frá øllum samgongu sita tað skal líka sigast okur gjørdu eina óalmindiliga stóra stóra góða gerðir fyri suðuroynna tá veg sótu samgonguni tað skal minnast til nøkur ting vóru komið kanska ikki heiltp á mál men tað bleiv gjørd ein ørgrynna av góðum og stórum tingum fyri suðuroynna og tað góða nú tað er tað at tað er tað at nú situr mann í avnstøðu tag vevurtm eina anstøðu men taðn forsetur tað er bara gott at tað eru enn nøkur fólk sum hava ávirkan í samgonguni og eisini sita uttanfyriat hjálpa til samgonguni at sum innsíggja tað at suðuroygin er enn ein útaðari og tí hevur hon brúk fyr esim tingunum og tað takki eg øgiliga nógv fyri at mann fer hesi tingini samtykt tað er óalmindlga
tað gott at tann ávirkanin enn er á samgonguna takk fyri harra formaður
fyri harra formaður ja eg fari at taka í hetta sum eg ikki náddi í røðuni hjá mær men sum eg havi tikið fram í fleiri viðmerkingum og tað er hendan játtanin har sum hann hevur flutt frá ferð og einlans til bóndafelagið og føroya lat meg siga beinanveg eg skilji ómetaliga væl at bøndur kring landið eru frostreraðir um støðuna viðvíkjandi gongd í haga mann sær myndir á netinum eg hava eisini sæð tað sjálv við egnu eygum hvussu illa náttúran er farið nógvastaðni og hagagøtur liggja í sori og tað skal vera mín innilit inniliga áheitan á hesa samgonguna og serliga vinnumálaráðharran um at fáa eina skipan við víkjandi gongd í haga fyri okkum í framsókn er tað eitt tað mest átrakandi málið í løtuni men eg eg mágera vart við at eg haldi at hettar sum meirilutin sum samgonguumboðini í fíggjarnevndini hava gjørt tað er ein katastrofa og eg haldi a vit muugu steðga hesum tað er soleiðis at jarðir hevur verið inni í ífíggjarnevndini jarðar hevur nógvar góðar tankar um um hvussu ferðavinnan kann skipast og okkurt av tí kundi eg gott tikið undir við men tað sum teir arbeiða við tað er einai fráboðanar skyldu sum merkir at hvør einasti føroyingur ikki bara útlendingar skulu boða frá tá mann fer í hagan og teir hava saman við soma eru teir í gongd við at menna eina app eg kann vísa formansins loyvi hetta er tilfar úr fíggjarnevndini takk fyri har sum mann sær fyri sær hvussu hendan her appin fer at virka eg veit at tað er nógv fólk inni her sum eru sera hørm um at vit hava brúk fyri einum koronapassi í løtuni men vónandi er koronapassi søga um ikki alt ov langa tíð men tað sum tað sær út til nú tað er at vit í føroyum hvør einasti føroyingur skal ganga við einum fjallapassi í lummanum sum skal brúkast hvørja ferð vit dytta okkum at seta fótin upp útum bøkararnir í føroyum eg veit væl at billiustimenessen sigur nei tað er ikki ordiliga tað og hetta er bóndafelagi og føroya óalsfelag og orsøkin til at tað er bóndafelagi og føroya óðaltsfelag tað er tí at jarður er eitt smápartafelag tað heði riggað illa at setta eitt smápartafelag á fíggjarlógina jarðir biður klárt og týðiliga vist vit ikki trúgva mær so kunnu it fara inn og lesa skjølini sum liggja almenn inni á heimasíðuna hjá løgtinginum ter biðja um fígging til at menna hesa fráboðanarskylduna og hesa her appina er tað virkuliga tað sum henda samgongan ætlar at hvør einasti føroyingur skal ganga við einum passi fyri at sleppa ít ganga í føroysku havinum høvunum eg fái meg ikki at trúgva tí eg haldi hetta er nakað mann hevur gjørt uttan at hugsa seg um og eg fari at koma við einum broytingaruppskoti til triðju viðgerð og eg taki simpulten fyri givið at mann tekur undir við tí

her er øgiliga nógv eg kundi hugsað mær at tikið fram men eg haldi at hetta er so prinsipielt upphæddin er sum so ikki serliga stór men hetta er øgiliga prinsipielt og eg hugsi um altso ikki so langt sani an samgongulimur var úti og skrivaði um at vit skuldu avtaka koronapassið koronapassið verður avtikið ein sjóndan dag men hetta passið sum nú liggur á skrivaraborðinum tað er ikki l at tað skal vera fyribils pass tað skal vera mín inniliga áheitan at at samgongan tekur hetta her í álvara og tryggjar rættin hjá føroyingum at ganga í haga frælst í haga og eg eg má eisini vísa á at tað e ikki ein gong altso sum nú er er tað semja um at øll kunnu ganga í í hagagøtunum tað hevur verið líkasum ein rættur sum hann hevur mett at at mann hevur at ganga á hagagøtunum eisini fyri at ganga á hagagøtunum ætlar jarðir at mann skal boða jarðareigarunum frá og so kunnu teir annars yvir vákja vakja við einari digitalari skipan sum teir eru við at menna saman við einum almennum partafelag føroya teli og so kunn t annars fylgja við hvørjum einasta føroyingi tá i teir fara í haga eg eg eg trúgvi ikki at tað hevur verið ætlanin hjá samgonguni og eg haldi at mann er noyddur til at gera at flyta hesar her pengarnar yvir aftur hetta gongur ikki vit kunnu ikki lata føroyingar liva í tí ótta fyri at mann ikki fer at kunna ganga frælst í í haganum ja eg kundi sagt al møguligt annað men eg haldi eg fari atlata hetta
standa einsamalt akkurát nú takk fyri ja tað eru nokk so nógvar viðmerkingar
samband við etta her jacom mikkelsen ger so vælharra formaður ruttvang sær trøll á aliusum degi í haganum eg eg má siga akkurát smær at at skúma hetta upp sum hon ger er to talt óservjøst tað sum mann hevur hugsað um í eina fráboðananrskyldan tað er at mann fráboðar fyri at mann kann hava trygd fyri at tey fólkini sum skulu ganga ókeypis ganga ókeypis og tey sum skulu koma har sum eru vinnuliga sendi hagan ella farin í hagan at tey gjalda og so eitt afturat tað er púra fríviligt um mann vil hava eina sovornan abba og ger av sjálvur um mann velur at hava ta eyka trygdina at tað kann síggjast hvar mann gongur so hetta her er stormur í einum glasi av vatni tað

ruttvangallar sotaliterað skipanir hava sum argument fyri tína egnu trygd nú fari eg at lesa beinleiðis hetta er tilfar sum liggur í fíggjarnevndini hetta er uppskotið broytingaruppskotið til girðingarlógina sum jarður hevur lagt fyri fíggjarnevndina tað ljóðar soleiðis øll sum fara í hagan skulu hava loyvi frá jarðareigaranum ella tí sum umsitur hagan áðrenn farið verður í hagan og øll hava fráboðanarskyldu til jarðareigaran ella til tann sum umsitur hagan áðrenn farið verður í hagan her stendur einki um at tað er vinnuligt at mann skal betala ella nakað her stendur øll skulu boða frá og eini tvær síður aftaná hava vit eina mynd av appini sum jarðir sær fegir sær at øll skulu brúka
tað er veruleikin takk fyri
so er tað bjørt samelsen takk fyri at eg haldi tað vera eitt øgiliga gott tekin um hvussu stór ruðuleikin er tá ið vit fáa upplýst slíkt sum rutt vang upplýsir vit onnur kenna tað ikki vit hava einki hoyrt um tað og so skal løgtingið bara játta pengar til nakrar áhugafelagsskapur til eitt endamál sum kanska er hatta rutt vang sigur kanska ikki altso soleiðis kal manskel ikki arbeiða mann hevur eisini tikið fullkomiliga ræði av landsstýrismannum í hesum málunum sum roynir at finna semjuumgongd í haga sum eg haldi er týdningarmikið at mann finnur eina fornuftig semju sum bæði tryggjar føroyingum at ganga í sínum egna landi men eisini tryggja bóndunum at tað ikki verður traðkað inn á teirra jørð og og forstýra í mun til tað arbeiðið sum tær hava í í haganum so eg haldi hetta er eg veit ikki hetta er eitt sindur galmatia saman soleiðis mann vit síggja fleiri onnur dømir í fíggjarlógini eisini ætlaði at spyrja rutt vang um um hví hon heldur at tað er endá heilt út í hesum síðusporinum tí heru fleiri onnur dømi í esær í
í hesum broytingaruppskotinum frá fíggjarnevndum
ruttvangtakk fyri altso lat meg endurtaka at eg skilji so ómetaliga væl jarðir at teir velja t simpiltan at taka tingini bara egnar hendur eg skilji ómetaliga væl teirra frostratión og hetta er jú eitt symtom upp á at her hendir ikki tað sum má henda altso her má landsstýrið altso her má landsstýrismaðurin í vinnumálum má finna eina loysn á hesum vit klára ikki einasi song afturat við við ferðavinnunu har sum hagarnir og hagagøtur fara so illa sum teir gera tað er sjálvandi neyðugt at seta nøkur avmarkandi átøk í verk fyri at tryggja at náttúran ikki bara full
stendiga ferð takk fyri
høgni hoydal ja harra formaður jasjálvandi skal tað vera møguligt hjá føroyigum at ganga í í bø og haga og tað eigur sjálvandi atfinnasta loysn a tí og tað haldi g heldur ikki er so ræðliga trupult men eg undraðit eisini var tær sum koma fram her og og hvat landstýrsmaðurin sigur til tað tí hetta er opabært uppstaðið fíggjarnevndini men so komi eg hugsa um tað at ruttvang veit væl at fólkaflokkrin ætlar so eisini at selja ta almennu jørðina ella geva eina burtur hum at selja s víðari blíva spekulatiónsopjekt og tað kundi eisini t hugsað mærat at fingið ligið fast tá vit nú taka ta prinsipiella málið upp altso framsókn tekur væl ikki undir við at vit eisini selja almennu jørðina

tað sum ar blivið so undarligt við borgarligum politikki í føroyum altso hetta her við borgarligum politikki at mann tekur sær á áhugamálinum hjá borgarunum tað hevur fólkaflokkurin púrasta misskilt tey halda at taðeru nakrar heilt útvaldir fáir ávísir borgarar sum liggur í tí borgarliga politikkinum og bara tað at mann kann finna upp á at at játta pengar til eina sovorðna skipan sum hesa her tað sigur eisini eitt sindur hvussu hvar mann er ideologiskt til eina yvirváking av hvørjum eg við einasta føroyingi sum dytta sær út á eina hag
tað gøtu í føroyum takk fyri
ja so er tað helgi abramsen harra formaður nei føroyingar skulu ikki vísa pass við at fara í hagan og tað skal held ikki bera til hjá privatum felaga hyggja hvar hvør einstakur er í haganum tað er púra samdur við ruttvang og og sjálvnd skulu føroyingar kunna ganga í haganum tað er eingin ivi um tað nú segði høgni hoydal bø og haga og harhalduri mann skal skilja ímillum altso bøur er innangars ogog hagir uttangarðs uttangarðs haldi eg at allir føroyingar skal loyva til at ganga eingin ivi um tað og uttan at nakað
privat felag hevur eyguni eftir hvar mann er takk fyri ja tað er for ófriðarligt tað er for nógv prát meðan tey sum skulu hava orðið hava orðið tey sum annars vilja hava orðið tey gongu biðja um
so er tað ruttvang takk fyri ja eg eri sera fegin um at hoyra helgja helgja abramsen og so hopi eg eisini at hann fer at gera sítt til at hendan her játtanin verður strikað tí sum nú er so hevur jarðir verið inn og inni og søkt pengar júst til hesa verkætlanina at menna eina fráboðana skipan visumá játta pengar til ta skipanina so er tað tað sama sum at blástempla eina fráboðana skipan sum merkir at føroyingar ikki longur sleppa í hagan uttan at vera
ur av jarði takk
henni gold ja hann formaður nú visti jákun mikkelsen merkir at nógv at siga um hesa skipanina so tað virkar sum at hann er øgiliga vælini í tí og hendan appin tá ið hon er komin so manglar bara kúlan um beinini so sleppur mann fimtan metur frá vegnum tá tey sterkastu sleppar mann fimtan metur frá vegnum restur mann bara sita og at føroya telið fer at gera eina skipanð sum okur øll eiga enn hvørt fólk fer at gera eina skipan sum avmarkar føroyingar tað tað fær meg ikki trúgva tað kann ikki vera til tað er yvir hálvtrýss ár síðani menniskjan setti fótin á mánan og nú hava tey arbeitt eg veit ikki hvussu leingi at arbeiða mann kann finna útav og mann kann ganga lítið pettur niðan frá vegnum ella mann ikki kann ganga tað er øgiliga gott at okur ikki hava ábyrgdina av stórum málum úti í verðini so hevði tað verið ein syndarlig viðgerð tá ið mann hevur hálvtrýss ár um at finna útav í sniður so mann hevði nakað fáar dagar um at koma á mánað

jeg havi nakað viðmerking til hatta hjá henni gold tað var nóg undirhaldandi í í sær sjálvum men eg haldi bara t hetta er eitt gott prógv um hvussu ideologisk ekentliga ein fíggjarlóg kann vera tí nú velur mann við einari fíggjarlóg at soleiðis lyrka inn um eina yvir vakingarskipan sum skal forða føroyingum at ganga fræls í haganum takk fyri

jaso er tað ranury ger so vælja takk fyri harra formaður tað sum ruttvang fórur fram eftr a reina tvætl eg haldi at hon sær huldumenn úti í úti í haganum fyri tíðina ruttvangeftirlýsir borgarligum politikki tað er so borgarligur politikkur atvirða og ati respektera ognarrættin tað særruttvang ikki út til at gera yvirhøvur tað fer meira yvir á tann kommunistiska bógvin hjá hjá hjá ruttvang o og og og framsókn ø eg haldi at vit hava brúk fyri einai skipan sum avmarkar gongdina í haga sum organiserar gongdini haga og eisini eina skipan har sum viti har sum vit hava eina trygd fyri g at tey sum fara í hagan pá á ein ellannan máta verða funnin aftur um so er tað nakað hendir og tað er tað er tað hava vit brúk fyri og eisini tað at vit síggja eina øgiliga jarðaroyðing í dag vit hava
eisini brúk fyri ja øanannars vil eg siga tað at tað er ikki ikki góður mál brer at brúka orðið tvætl um tað sum tingmenn siga tingmenn tvætl
takk fyri eg eri samd viðmerkjanum viðmerkinum í at vit hava brúk fyri avmarkandi skipanum púrasta samd í tí og tað er átrokandi at fáa tað at virka og eg vil bara siga at hvussu brandur sandur heldur at har er tvætl so verður hann ikki lisið tilfarið til fíggjarlógina og tað haldi ega eri bangin fyri ikki eingong fí fíggjarnevndar limir hava fíggjarnevndar limir hava hava lisið tað og ja hetta er akkurát huldið fólkapolitikkur mann sníkir tingini inn uttan at siga hvat tað er mann ger í einari fíggjarlóg lurskar mann nøkur ting inn sum eru so prinsipiel sum mann yvirhøvur ikki hevur viðgjørt hvussu eg skilji brandur sandoy rætt so heldur hann at tað er í lagi at ein føroyingur ikki kann fara gangandi eftir einari hagagøtu uttan hann skal ringja til
bóndan og siga frá takk fyri
ingilín ditiksen strøm ger sovæl takk fyri harra formaður ja eg haldi eisini hetta tað er nokk so løgið tað sum stendur íhesum her broytingaruppskotinum hjá meirilutanum at at mann vil brúka sær sær hálvu milliónina til jarðir til at styrkja feløgini í teirra politikkmenning og tað er bara nokk so ironiskt tá ið mannsamstundis hevur tað her málið liggjandi um ja eg veit iki at onkur rópti tað tómgongd í haga altso tá ið vit ikki fáa loyst tað málið og nú játta mann so eina hálva millión til eitt felag sum skal styrkjast í politikkmenning í mun til føroysku náttúruna í sambandi við útlendsk ferðafólk alt spurdi mann kki heldur brúkt teir pengarnar til kanska styrt landsstýrismannin til hat fingi etta lóg
kona avgjøgnum ella eitt annað
tafyreg haldi tað er sera sera áhugavert at hendan samgongan er farin at veita menningarhjálp til politikk menning til privat feløg tað haldi eg virkliga áhugavert tað sum hetta felagið søkti um tað var fimm hundrað túsund til millum annað menning av einari skipan við fráboðanarskyldu sum ein app er partur av sum mann skal brúka tá ið mann boðar bóndanum frá sambært tí nýggja lógini sum jarður skýtur upp verður settur í í verk ta er tað sum jarðar hevur søkt um at brúka pengarnar til og eg gangi út frá at tá ið hesir somu fáa upphæddina játtaða sum tær hava søkt um so er tað tað sama sum ein blá stempling av einari fráboðanar skipan so merkir at hvør einasti føroyingur skal boða bóndanum frá
harna fer í hagan takk fyri
síðani er tað erhard joensentakk fyri harra formaður eg meini nú ar at tað var ein millión sum tað bleiv súkt um men nag var meint rikki heilt vísur men men tað sum eg helt var var interessant við akkurát hesum her prosjektinum nú er tað jarðir og og vsut fara eilans serliga sum skulu semjast gongd í haga og tað stendur tað skal finnast ein semja jarður sigur tað okur mugu hava eina skrivstovu ella ella ella eitt fólk kann sita og takastær av hesum eg forstóð tað altso ikki sum um tað var til at menna appina tað má eg erligtalt innrýna tí tað er jú heilt heilt nakað annað eg trúði tað var fyri at fáa hesar samráðingarnar um gongdi haga yvirstað so tað bleiv lukkað fáa hn asta fáa eina semju í lag so so var tað yvir
takk fyri
ruttvang havi ikki sjálva umsóknina við mær her uppi men tað var fimm hundrað túsund teir søgdu um tað minnist teg og tað verður eisini søgt at tað verður sagt um pengar í sambandi við at menna eina skipan við fráboðanar skyldu so stendur eisini at tað skal brúkast til eina skrivstovu men vissi eg minnist rætt so stendur enntá hetta her frammanfyri at eg fyrst og fremst at brúka til at menna eina fráboðana skyldu og eg vil gjarna hava hetta upp á pláss eg havi trýst grønt hvørja ferð triðju viðgerð fyri fíggjarlógina vissi hetta ikki kemur upp á pláss áðrenn so stemmi eg rætt fyri fyrstu ferð er á tingi og eg geri tað bara upp á grund av hesum málinum so prin
er hetta fyri mær takk fyri
heðin sakariasen takk fyri teir formaður eg haldi tað at vit mangla eina lóg sum yvirorðna ger og finnur útav hvat skal vera galdandi tá mann tosar mær at ganga í haga og eg eri faktiskt púra samdur við ruth vang í at eg haldi at hetta her hvussu er ein ein speciell skipan ein ein løðin skipan og faktiskt nokk so løgið haldi eg at mann mitt í heila bara inni á fíggjarlóginum kemur við einum sovorðnum bløðbóltsmisnær og uttan vit vita hvat er tað skal vera galdandi í framtíðini altso hvat hava vit við viðgjørt til dømis sum løgting sum myndugleiki og hvat arbeiðir landsstýrismaður við og síðani fer mann nú og játtar pengar til eina tílíka skipan sum hesa og eg haldi tað at vit eiga at halda fast við at at ganga eftir bygdagøtum skal vera hvørjum føroyskum frítt og tá ið vit snakka um bygdagøtur og sjálvans skulu vera skipaðar viðurskiftir
eg haldi tað man byrja frá tí skeiva endanum
takkfyri ruttvangtakk fyri eg er púra samd og sum sagt eg haldi eitt tað mest átrokandi málið tað halda vit í framsókn er at fáa hetta skipað tí vit síggja tað tað gongur ikki at øll kunnu ganga allastaðni tað eru vit púra samd um tað mugu seta skipanir í verk sum avmarka gongd og vit vita væl at tað eru nøkur fá støð har sum tað er ein stórur trupulleiki so er tað nógvastaðni har sum tað slett ikki er ein trupulleiki sjálvandi skulu vit hava eina skipan og tit sum halda at hetta er tvætl sum eg sigi hetta liggur alt svart uppá hvítt í skjølum í fíggjarnevndini eg havi sjálvt lagt tað út við einari leinki so kunnu teg fara og hyggja um tað er sum eg sigi har verður bæði appin bskrivað og lógarbroytingin er orðað alt leggur klárt og soleis sum eg havi skilt eg hvussu er eri myndir frá sona við so er mann væl í gongd við at menna hesa her
appina takk fyri harra formaður ja takk so er tað næsti røðarin sum fær orðið tað er aksel
harra formaður øh eg segði í morgun at seinastu fimtan árini so hevur landskassin havt eitt yvirskot í fýra ár tað var tey fýra árini framsókn tjóðveldið og javnaðarflokurn sótu samgongu sambandsflokurn veri andstøðu hini ellivu árini ellað seinasto fimtan havt undirskot og tað havar sambandsflokkurin og fólkaflokkurin sitið í samgongu sum mást pyrja seg sjálvan er tað so løgið hví er tað soleiðis nú hoyrdi eg ig halda í seinasta viku at fíggjalandstýrsmaðun fíggjarmálin hjøgun niclasen segði at einki er ókeypis einki er ókeypis segði jørguniclasen øh tá løgmaður hevði orðið fir løtu síðani so virkar sum anvær ett sindur stoltir av tí hann segði ati tan tosar u pensjónur at henda samgongan hevur hækkað játtanina til pensjónir við hundrað og fimmogtjúgu milliónir krónur so allir pensjonistar hann fingið meir men undanfarna samgonga hon hækkaði útgjaldið samhaldsfasta og sendi rokning út til allar borgarar betala meira inn í samhaldsfasta tað helt hann at tað var vánaligt sendan rokning út til atbetala fyrr enn gávu sum hann gav ma n ka kalla a fyr han gávu eg haldi atta ver uppiborið tað altso undanfarna samgonga fíggjaði tað at mann gav pensjnisturum meir við at hækka inngjaldið samhaldsfasta tað er at hava skil í fíggjarlig skil í hendan samgongan hevur ikki fíggjað hon er ikki fíggjað tað millum annað og so vendi aftan sum jøgun iklasen segði einki er ókeypis ty ey hava givað stórar lættar inntøku síni tá ey hva lækkað tilfeingisgjøldini hjá tímum stóru reiðaríunum men eingin hevur fingið eina rokning fyri tað tá eg hava lækkað skattin hjá pensjonistum tað haldi eg kann vera skilagott ikki minski tá t mpesjonisktur in ikki hava so nógv men eingin hevur figiðat

og alt tað sum vit gjørdu á inntøkusíðuni tar lættar við góði tað farð betur at verða góði tað fíggjaði vit vit taka inntøkur onkra aðrastaðnis tí hevði mann eitt yvirskot upp á eina komma fimm milliard ta tíðarskeiðið men tað at mann gevur lættar og stendur her uppi og reyðparsar um at mann gevur lættar í eystur vest men ikki sendi rokning til nakran tað ger at sambandsflokkrin ogfólkaflokuin hava undirskot umaftur og umaftur o umaftur tí tað er nevniligani eg sjáldan jargun niklasen er rætt man hevur rættur tí einki er ókeypis og tað sim síggja nú tí er taðat ú hava eina borgarliga samgongu som nú hevur brúkt so nógvar pengar hon brúkt so nógvar pengar og bara koyrt við undirskotið at nú selur hon aktivn há landinum út tað var ikki henda samgongu ella samgonga sum gjørdu av at selja danska partbak norðdigg men tað vinnusbýtið við nú goldi út og tað verður brúkt tá eer yvir forbrúk í landskassanum nú selur mann partabøkin í smyrjilein til at fíggja eitt yvirforbrúk mann selur partabrøvinopjaldr ella fíggja ella yvirforbrúk eg veit ikki hvat tað selja í næstár men tað ber ikki til at føra slíka fíggjari búskaparpolitikk so sambandsflokkurin og fólkaflokkurin hava ført í ellivu ár at ta seinastu fimtan árinum eg sigi bara visi veljarin ikki valdu sær sumhann valdi í tvey túsn og fimtan og set sambandslokin fólkaflokkin í andstøðu so hevði føroyar langt ijat veri farið á húsagang tí hasir bæði flokkarnir harpeint eru fíggjarliga fullkomiliga ábyrgdarlesir tað minnisr eitt sindur um at teir spæla jólamenn kanst pæla jónamenn deila gávur út í eystuvest børn blíva øgiliga glað fyri at fáa jólagávur men børn var ikki so glað teir bedaga tað at tey skuldu sjálvur betala fy jólagávurnar tí um tey sum nú sita og deila jólagávurnar út ikki vilja betala fyri tær so verður hatta okkara børn sum koma atbetala vyðsær jólagávurnar sum sambandsflokkuin o fólkaflokuri o miðflokurin deila út men iki vilja fíggja tað er heilt ærligt tað tað er eina ærlig søk mann sigur veitst eg hvat vit vilja lækka tilfeinisjøld men so mást tú lækka raksturin ella tú sigur tað vit vilja brúka níggju hundrað milliónir níggju hundrað milliónir meira aftan á sjeyogtjúgu mánaðar ja so must tú hækka inntøkurnar tú kanst ikki gera tað sum hendan borgaran samgongan ger lattað útróstrar spola avstað og lækka inntøkurnar

okkurt skal betala og tíverri má ag staðfesta tað vóru ikki tey sum sita her sum ætlar sæ at rudda upp eftir se sjálvum eg rokni vif at tað verður onkrar flokkar sum sita í andstøðu suv ar noydi tl at taka um enda han vónandi sk altíðfór langa tíð og rudda upp áðrenn tað eburu gingið for so at erpasær av at mann gevur lættar og ikki senda roknin hjá tæn nakran tað er einki eitt passar av tað er fíggjarligt ábyrgdarloysa tíverriharra forma
takk fyri ja so eru tað nakrar viðmerkingar
fyrserta christian andreasentakkfyrihara formaður tað undrar meg faktist at hoyra akselvi johannesen siga tað hann sigur tí eg eri samdur við akseli at at útreiðslurnar eru vaksnar for nógv men tá eg hyggi í álitið hjá aksevi johannesen og fíggjarlógina komandi ár so gevur hansara uppskot at yvirskot pá tvey undraðog áttaogtrýss milliónir krónur meðan tað hjá samgonguni gevur trýoghálvtrýs miliónr krónur yvirskot um munurin í millum tær báðir tey bæði tølini er ein rokning sum akselve johannesen ansar a útskrivar til vinnulívið hundrað milliónir krónu til fiskivinnuna og hundrað milliónir krónur til aluvinnuna men útreiðslurnar aksevi johannesen hjá tær eru tað somu sum hjá samgonguni so tosa
tú reelt tosa takk fyri harra formaður
aktið hann segnum at mann heilsa siga at tað er fimtan milliónir lagnir hjá samgongum tí tú ert í munurin at vit hava eitt úrslip av tí hvønn fimtan milliónir betur men at sita í fíggjarnevndini og fara inn og siga at nú skræða vit pengar frá landskyrgrahúsinum sum merkir hópuppsøgnir tað er ikki mátur frá fíggjarpolitikum á eg skilji væl fíggjarnevndin trupulle arbeiði tað er jørgen niclasen og landsstýri sum má gera tað fót arbeiðið sum tær verða ikki gjørt men vit halda tað heilt ærlig søk og har er hvussu munurin ímillum javnaðarflokkin og millum fólkaflokkin og sambandsflokkin at vit halda at at alivinnan sum hevur havt yvir eina milliard í yvirskotum ári fyri at fáa ein framhugin rætt til allar alifirðirnar ið fóljum upptalir og sindur meirur um at gera tað uppsjóvartilfeingið áttan upptalið enn hon ger tað mann kann ikki ikki um tit bara brúka pengar og brúka nógvar pengar og eingin skal betala tað er tað tit gera í samgonguni í dag
og hava gjørt tað seinastu sjeyogtjúgu mánaðirnir tíverri
er aðhheitaveg hari fari mær tíverri má eg siga kann eg bara vera púra samdur við aktsan við ohannesen og tað er ótrúliga svárt at síggja við tað sum gongur fyri seg í føroyskumplitikki og brúska politikki tí eg faldi eisini frábyrjararnir hí samgogan her h fókistiver komu inn í ein handil hildu t tai kunnu velja á allur øllum hillum og býta tað út og so tá tað kom í til kassan so renna teað undir rokningini og tað er tað ta ger tíverri og eg fari spyrjaraftur ví ohannesin um hann hevur upplivað áður eg havi so ikki íapíligatað áður er nevndi fyrr ú tag ja at bara bara við teimum broynni hjørdu fiskivinnuni hava vit mist teyhenað g seksogtúgu milliónir o inntøkum men hevur so upplivað áður tað kao so nú er har so ja løgmaður tikið orðið fíggjamn hevu iki tikið orðið har ein løgmaður stendur appulerari til sína egnu samgongu um at broyta uppskotini altso eg havi ikki verið út fyri nøkrum líknan sum hettar og vónini heldur ikki at at er komið tað og vónini at
hetta kann at at stykkið verður trekt nú
aksel joansen ja eitt eitur mar dámar væl t brúka pengar eg varð nú gloymdi eg okkurt altso so hevur mann brúkt pengar á fíggjarlógini so sigur mann ókey nú havi búkt fimm hundrað milliónir vit gera alt vit gera handantunnilin vi gera handantunnilin við byggja handan skúlan og hatta heimi onú hava brúkt fimm hundrað milliónir árliga í íløgum ah vit vilj gjarna brúka meir men vit kunnu ikkiordla seta hata fíggjarlógina vit vilja byggja barnaheim hvussu gera vat tað á bústaðir tit byggja tað taka lán sær ikki roknskapin mar sær iki á fíggjarlógini tað skalpaper onskatbetala tað aftur tað næsti nú áh vit vilu jarna hava hava nakrar nýggjar fergur í føroyum tað er eisini fínt ah hvussu gera vit tað jú strandfert ka vera partafelag upptaka lán uttan fyri fíggjarlógina uttan fyri orsroknskapin men hvør skal etala tað hvør skal betala tað ot sendi ikki nakar rokning men einki er ókeypis hærda jørgun nclasen skattaróvarføroyum skal eisini betala tað eisini tað sum vit brúka meirat
fíggjarlógina
aksel johannesen sigur at vit ikki hava skrivað nakra nýggja rokning út men inntøkurnar eru vaksnar við fýra hundrað og fimmogfjøruti milliónum tað er meiri inntøkur í landskassan uttan at vit hava skrivað fleiri rokningar út tí vit trúgva upp á vøkstur í samfelagnum við okkara politikki síðani legði aksel hundrað milliónir hvønn vegin hann segði tað at at hansara at teir høvdu brúkt seks hundrað og hávtrýss milliónir men veruleikin tann at teirra vøkstur var sjey hundrað og seksogtretivu milliónir hann segði at okkara vøkstur er oman fyri níggju hundrað milliónir okkara vøkstur er við broytingum í dag átta hundrað og einogfjøruti milliónir so har eru ikki so stórur munur á tí sum aksel johannesen
og sigur vi si an heldur seg til sannleikan
fyritað fyrsta tað sigur ikki stórur munur á hitt talið var fýra ár heta er jeyogtjúgu mánaðir visti tú tekur tað frá sum er útreiðslar til eysturoyartunnil sum faktiskt eru ein íløga hon stendur ár raksturin undir seinasta valskeiði og tað til talið til føroyar so er tað livur seks oghálvtrýss milliónir sum eru rækstrur og útreiðslrar hjá hesari samgonguni eru koma níggju hundrað milliónir í dag og aftan á triðju viðgerðhon kom upp um nígju hundað miliónir og aftan á eykahjáttan næsta ár omu langt upp um ím ljardina so tað verður sleis turkt higartil øh hvat annar segði biljustinussen ja inntøkurnar jørgun nikkasen biljussinus ha sagt at øll árinum vit prøvast vit kunnu brúka pengar prúka pengar pøiskar k rokning út við tryg upp á vøkstur ellivu ár havata siti í samgongu øll ellivu árini undirskot trygvastaer framvegis upp á at vøkstur skal fíggja alt tykkara yvir forbrúk fínt bbiljustinusen trý framvegis

vimrja takk fyri at tosa um hvar rokningin verður send so er hvussu er heilt greitt at rokningin verður nú send til skipanir uundir almannaverkinum til heilsuverkið til børnini og forrestina eisini til eina røð av vinnuskipanum sum tað eru nakrar fáar í føroyum tær verða stórsar allar skerdar á í hesum uppskotum sum liggur nú á borðinum og so eltarspæð jakseve johansekan heldur um at mann eisini selur av aktivunum hjá landinum og koyrir tað beint út í forbrúk kann akseve johannesen nevna hvussu nógv undanfarna samgonga setti í bskapargrund nettupp fyri at royna at seta nakað til viks
heldur enn at koyra alt út í reint forbrúk takk
ja takk fyri eg miniskjúg hevr aktuív uppá afta men tað var fimm hundrað gott tar væl fim hundrað milliónir seksundr rerrir seksundrað miliónir sum undannum samgongu setti í búskapargrun og ein partur var av tí varð lætt upp at tá ið baktnoredi celdi sítt virksemi í íslandi tað kann næsta hata hálvfems milliónir g tað fara búskapargrund tað at mann selur tað kann væl vera at tað ikki so skilagott at oyðu bleiv við at oyga í ptjaldur ella p-smyrilein og so kann eg siga okkey vit selja hat tað men bara brúka pengarnar tella fíggja ar yvirforit brúki tað blívur tað ábyrgdarleyst tí mann kann ikki skelja tá somu ognar umaftur umaftur umaftur fyrrena seinni eg um selt allar ognar

ja so er tað eðinsacreasen ger so væl harra formaður eg púra samdur við akselv johannesen tei vísir á heta her at tá mann tosar um at selja nøkur aktiv so haldi eg tað at tey tann søgan átti at farið í nakrar íløgur til dømis vist te vist tað var tað men tá ið akselv jo hansen vísir á hetta her við undirskotinum og at sambandsflokkurin og fólkaflokkurin hava verið hvørt ár tá ið tað hevur verið so eltað verið fólkaflokkurin sambandsflokkurin og tað eri eg púra samdur í tað er so ikki nakar epa sær av men eg haldi at aksel v johannsen gloymir at fortelja at fleiri av hasum árinum varð javnaðarflokkurin við tá ið ið undirskotið var at tað virka sum at mann vit vilja gloymir at fortelja tað og tað havi eg víst á fleiri ferðnar fyrr at tað haldi eg var eitt bragd tá mann tá í tí tíðini í tað tá vardað virkuliga ringar tíðir í dag hava vit góðar tíðir so út frá tí bara ein rættleiðing tað var at
janaðarflokkurin var altso við fólkaflokkinum og sambandsflokkinum tey ár
púra rætt eg havi sagt nøkur tað sama fyrr og hadi hehevði skarva selli viðmerk tað sama hvørja ferð men tað e púra rætt tveytúsndogtígju og tíggju elliu var javnaðarflokkurin í samgongu við fóaog sabandsflokkin har vi høvdu stór undirskot men eg haldi tað ararættar góðar orsøkir altso eik fór á knøðranum og far og siðfull fór á knøranum og tað var fíggjakreppamalla heimin so tað var tað var tað neyðugt at hava undirskot og hai eisini sagt tað ta varkanska eisini fínasta slag mnn í undirskot tveytúsndo tólv og trettan men so kom eg rættiliga góðar tíðir í føroyum men hóast tað hevði an undirskot í fjúrtan og fimtan som var eitt stór yvirskot fimtan sekstan seytjan átjan nítjan haldið var fýra hundrað og hálvtrýss milliónr yvirskot okkur sovorðið allíkavæl kláraði mann longu í tvey túsund og tjúgu hav undirskot pá trý hundrað milliónir
tá nýggj amgongan okkum til
og er tað uni rasmussen sum fær hana við mær sínum akvarið nei eg haldi at tá ið aksel og ein stórur partur av andstøðuni snakka so nógv um útreiðslurnar so er tað tað mann hoyrir at tey snakka um at tað eru nógvar nógvar útreiðslur men skilji ikki hví mann ikki eisini letur morðpengar til hettar og hættar og og alt skal fíggjast við at taka meir inn frá fiskivinnuni og vist mann gjøgnumførdi alt tað sum akstraliða johannesen og hansara flokkur hevur lagt upp til so hevði tað verið nógv meir útreiðslur enn hvat
at fikkist honum klárar at tjena takk fyri teimum
aksel johanesen hatta haa r heilt einfalt ikki rætt eg bathyggja eftir álitinum hjá minnilutanum í fígjafíggjarnevndini vit hava gjørt øgiliga ja lutfalsliga fáar broytingar og í teimum broytingunum har brúka vit fimtan milliónir minni enn enn hvat uppskotið segði annars øh har vil hann tykis nóva ulm ating vit ar tað fíggjargtingin su leiva gjørt øh tað sum eg haldi skuld gera tað tað stenduras álitium há minni lutanum tað er ikki fíggjarnevndin at man skal a inn og gera økuslgra broytingar tí at mann veit ikki hilt vusbroytinar t raka eg erivísir í at nakrar av sparingunum sum samgongan hevur gjørt í fíggjarnevndini millum annað á á landssjúkrahúsinum hemum heilt iki raka óheppi og og sannlíkt kemur eykajáttan men tað er ein fíggjarkarmurin má má seta sær sjálvum tað kann gott alt løgtingið gera tað vil einki einki ímót at vera við ná øll ver u samgongan siga at útreiðslrar kunnu ikki vaksa meir enn eit ávíst prosent um árið tað kundi verið trý komma fimm prosent trý prosent ella fýra prosent har á leið so má mann arbeiða t frá tí og gera fóta arbeiðið úti í landsstýrinum amarkin áðrenn vg kenar løgtingið og har haldi eg skal verja meirilutan á fígjarnevndini at tað fótarbeiðið haldi eg manglar og tí hevur fíggjarnendin havt trupult við at gera
kilagott fíggjarlógaruppskot skal siga tað sleiðis
ja so er tað erhard joensen eina viðmerking ja líka viðmerking til tað sum aksel johanesen segði um um minni ta minni øktu játtanina til landsjúkrahúsið aksel segði at tað fór at merkja merkja hóuppsagnir úti á úti á úti á og tað tað skilji eg ikki ordiligani tí at hetta eru pengar sum teir ikki hava fingið játtað enn so tú kansn ikki rokna við hópuppsagni av hesum her av nøkur pengum av eini av eini hekking sum ikki er játtað enn tað er ikki heilt
serliøst av
ja tað er rætt eg eg segði á sosialum miðlum ú dag at han kundi berk hea upsøkn pupp til hálvtrýss fólk og tað havi eg faktist fá landstýrismanninum í heilsumálum kaili oholm johannesen tað segði hann útvarpium á døgurða øh menmeni men tað er sjávndi annað eit sinur annað hvat tað er fyri vøkstur tí at ein vøkstur er oftani prísin lønarvøksturi hann er har og hann skal man betala fyri sum ikki játta pengarnar sum merkir tað færri starvsfólk og so er ta nakar aðrar dagfestingar sum eg haldi at samgongan hevur gjørt tað innanfyri heilsuøki men tað kann eisini vera at tær eru settar í verk og so má mann siga fólk upp um mann ikki fær pengarnar allíkavæl men taðum tá er taligu rætt kristitakar meg í tí men tað er tikið frá landstýrismanni í heilsumálanum sum hevur nevnt
tað talið í útvarp føroyam ja so vóru ikki fleiri viðmerkingar og nú er tað so
ja takk fyri formaður fyrst nøkur fá orð um um tveir tættir sum kanska ikki veða so nógv viðgjørdir í sambandi við fíggjarlógina tann eini musikkskúlin eg haldi ati einasta uppskot sum eg av týdningi havi fingið undirtøku yri sm fyrrverandi fíggjarnendalimur varð eina fingu játta eyka krónur til musikkskúla sum sum avndsstøðulimur val á verkja tað var eg ógvuliga glaður fyri tá eg haldi eisini at mann skal halda fram við somum kós tí atmusikkskúlin er veruliga eitt av teimum eitt av teimumíkastunum í okara samfelag sum gera eitt eitt frálíkt arbeiði sum menn tónleikarar sum sum eisini kunnu kbjóða av í altjóða samanhangi umframt tað at tey gera ómetaliga nógv sum kannsum kann ríka okara gerandis dag við teirra tónleiki so tað har haldi eg at har far eg beinleiðis at heita á samgonguni om ikki at ikki at skerja játtanina til musikkskúlan heldur at leggja pengar afturat tey ikki so stórar upphævdir at høvdu gjørt heilt stóran mun so til viðgerðarstovnarnar vit hava í dag tríggjar viðgerðarstovnar og og eg veit ikki atso eg eri ikki førur fyri at siga um um norvág við sum nú er á veg innan fíggjarlógina um tað er ein stovnur sum sum er góður ella minnigóður tað havi eg slett ongan førleika fyri men eg haldi tað er skeivt at skerja teir verandi stovnarnar tí fari eisini a heita á á á løgtingið um at lata vera við at skerja teir stovnarnir eitt er av vit ikki leggja afturat játtanini hjá teimum tað kunnu tey kanska liva við men at skerja stovnarnar bæði frælsi eigi blákross og heimbrigdi tað haldi eg er púra skeivt tí tí hóast tey kanska hava hvørt sín innfalsvinkul til at at gera eitt gera eitt gott avrúsingararbeiði so er einki ivaust í at tay gera eitt gott avrúsingararbeiði sum sjálvandi bara kann kann mennast og og gerast uppaftur betri og tað blívur neyvan betri við at at vit skerja játtanina til stovnarnar eitt sindur til hetta her sum kjakiin kanska tikið seg upp ímóti endanum í dag ati um tilgongdina leistin sum hann velur tá ið vit gera fíggjarlógararbeiði eg haldi eg eri saman við fleiri øðrum haldi at at fótarbeiðið fyrireikingararbeiði til hesa fíggjarlógina ikki verið nøktandi eg má siga akkurát sum er tá vði eg kom inn her beint fyri einum góðum hálvum ári síðani so so hevði eg ímyndað mær at tá ið mann koma út í septemburmánað so hevði samgongan fingið strimmað sína politiska ætlan um um hvat mann ætlaði sær at gera hvat mann skuldi samtykkja í fíggjarlógini í hvussur í høvuðsheitinum eg bleiv nokk so skelkaður tá ið eg hoyrdi at mann faktiskt einki hevði gjørt frá samgongunasíðum sjálvt um tingið hevði verið heima við hús frá aprílmánað til stórt sæð august septemburmála tað er ikki tað er ikki nøktandi eg haldi uttan mun til mann situr í samgongu el í andstøðu so mugu vitsum mugu leggja størri arbeiði størri næ í tað at vera professionelir politikarar soleiðis at vit ikki sita her og keglast allan desemburmánaði um um smásmá játtanir s verða tambaðir og togaðir hendan vegn á handan vegin tí tí tey tølini sum vit sita her og flyta aftur g fram tey hava stóra ávirkan ít í samfelagnum hjá borgarunum sum verða syftir aftur fram um tey nú skulu skerja ella um tey nú knappliga fáa eina hálva millión afturat tað er sakksakt ikki nøktandi tí vit umboða ikki bara okum sjálvir tá ið vit eru her inni inni á tingi vit umboða øll tey fólkini sum eru eftir føroyska samfelagnum allar teir stovnarnir sum eru eru tí føroyska samfelagnum so eg haldi tað er øgiliga týdningarmikið at at vit fáa tilgongdina til at fáa fíggjarlógina at vera so so sáttiliga sum gjørligt at fáa tað arbeiðið nógv betri fyrireikað enn tað sum gongur fyri seg í løtuni vit eru í veruleikanum øll rættiliga framkomin og dugnalig fólk inni her beint á tingi vit skuldu bara brúka orkuna nógv betri nógv meira konstruktiv til at royna at finna semjur eisini millum andstøðu samgongu enn at gera í løtuni tí í løtuni er tað er tað tíverri vísa seg at blíva í stóran mun eitt spæl millum millum millum tveir stríðandi partar næstan sum tvey liðr sum spæla ein dista í einiri hondbóltshelli ella eina fótbóltsvølli og tað haldi er tað er eitt sindur forprimititt t eimum mann hugsar um at tað eru vit sum hava ábyrdina av landinum so tað er bara ein ein ein apellu frá mínari síðu kanska hava handi í huga allar tær distir sum eg sjálvr verið partur av øll hesi tjúgu ella hvat er meira áðr enn eg havi verið á tingi at tað hevði verið ótrúliga stuttligt visti vit kundu arbeitt meira konstruktiv sum sum samla politisk skipan givið hvørjum øðrum tey rúmini sum vit skulu hava eisini fíggjarliga og roynt at gjarst gjørt semjur um tey tingini sum vit vita at vit innast inni í stóran mun eru samd um í staðin fyri at brúka tveir tríggjar mánaðir upp á at keglast og stríðast um um smáar játtanir so eeit ein umbøn ella eitt einapelli frá mínari síðu til at eina komandi fíggjarlóg at mann ger tað fyrireikandi arbeiðið betri eisini í mun til leikirnar sum samgonga og andstøða
skulu hava móti hvørjum øðrum takk fyrija
soerta viðmerkingar ckristian andreasen ja takfyri hara formaður ein stutt viðmerking til pollarenatúgvu egeri púra samdur við honum í at musikkskúlin hevur líkasum gloymdur her peint hann fekk eina hægri játtan seinast o tað var eitt partur av einari menningarætlan sum sum teir varu fyri og tí er tað haldi eg it mistak at mann ikki hevur fylt ti upp í hesari fíggjarlógini og tí fari eg eisini inniligat heita á samgonguna o umboðini í fíggjarnevndini at gera eina tillaging á
tíðar ikki
takk fyri formaðui ja púra samdur kristin andreasen jal ta tað er eitt tað eitt tað besta bakka sum mann kann fáa vist túhevur fingið stungir úti kortini sum út í kortið sum sum sum stovnur ella sumella sum leiðsla at nú nú nú kann mann síggja fram til at tey tey komandi tvey trý árini tá skal hetta her henda og so fær mann knappliga kontrordra sum sum brýtur við við við ta kósan tað tað er eisini ein partur av tí haldi at at vit læra okkum at gera hollar semjur sum sum politisk skipani soleiðis at at atvita tað at karmarnir sum vit hava at arbeiða við tað er ikki bara dagurin í dag men tað røk
tykur eitt sindur longri enn tað takk fyri ja takk
so er tað bjørst samuelsen takk fyri at eg eri púra samd við pállareynatúgvu í t tað er ikki oriliga virðiligt og samstundis hava vit ikki ordiliga nakað væl tá ið tað blívur so kaoti s nú so mugu vit vísa á alt tað vit undir okkum yvir knappligt er á borðinum til dømis hesim viðgerðarstovnurin sum eingin av okkum í løgtinginum hevur hoyrt um áður og eg veit ikki um pállareynatúgvu kann siga um fíggjarnevndin veit um heilsumálaráðharrin hevur mælt til hetta tí tað haldi eg eri øgiliga hugstoytt vit hava hoyrt vinnumálaráðharranum í dag sum er nokk so skelkaður av at mann hevr skorið á so nógvum játtanum undir vinnumálum og tónleikar útflutningur er sjálvandi bara eitt av nógvum men eisini við sett fara o eileins um mann hevur skorið fleiri av av eftirlitsstovnum og sovíðari so víðari hevur fíggjarnevndin fingið upplýsingar frá landsstýrisfólkum um at tey taka undir við summun av hasum her nokk so stóru broytingunum
mann ger
takk fyri formaðurin eg veit ikki um eg eri tann rætti at svara tann spurningin tað kann sjálvandi fara fram eitt samskifti millum landsstýrið og og meirilutandi fíggjarnevndir sum eg ikki kenni til men men kortini havi eg varhugan av at bæði tað fyrireikandi arbeiði frá landsstýrisum síðu móttýðis restini av tingfólkuni í samgonguni áðrenn fíggjarlógin sá dagsins ljós og kanska eisini samstarvið millum teir partarnar sum eru gjørdar nú til æruviðgerð at tað ikki er tað púrasta fráverandi í summum førum so eg skilji væl við tað stendur knappliga stendur eitt landsstýrsfólk sum hava fingi ein stovn inngjøgnum dyrnar sum tey hava slett ikki kendi her altso tað er tað er bakvændur politikkur eftir eftir mínum tykki politikkur eigur at vera skipaður soleiðis at at mann fyrireika verkætlanirnar kanska í tingbólkinum sum bera tey til løgtingi men tað haldi eg ikki í tilfeldi í sambandi við tann stovnum sum
eg spyr um
so er tað beint á lovi gersuvæl ja takk fyr hara formaður eg bleiv ett sindurhálvgum kløkk tá eg hoydi løgmann tí hann tóktisteg ikki at vera heilt álvurligur við hetta her meiriluta álitið hjá sínum egnu í samband vi etta er uppskot til fíggjarlóg pollareynatiguv í handa drúgva royndar í politikki eg hugsaði at spyrja pollareynatigvu er tað vanligt sjálvt um tað er skott ímillum landsstýrið o løgtingið er tað so vanligt at at ein løgmaður áummannkann siga ha ikki er heilt álvurligur við
hjá egnari samgongu takk fyri
ja hatta er ein einsamøður eg hevði sagt hatta er eitt trykk í hvessu eg haldi at altso tað tað onkursvegna útstillar tað tað vantandi politikkin ella tað ella tað leiðslu kanska tað vantandi leiðsluna sum mann væntar av einum landsstýri altso tað at landsstýrisfólk koma niðan og heita á á partar av tinginum um at gera hetta ella hatta eri altso tað er ikki serliga dámligt í vanliga eiga landsstýrsfólk at teir verða teir sum lata seg í í leiðsluleiklutin og og stjørna tí arbeiði sum skal gerast útast ú teimum politiska avtalum sum hann hevur gjørt at tað er her við at mann mann skjútsa seg eitt sindur fram til til loysnar á hendanum handanum tað virkar ikki serliga sannførandi og í besta førum kann mann kann eg siga tað kennist
rættiliga amatørkent takk fyri
ja so er tað heðinsachariasen takfyra hara formaður eg eri samdur við røðaran í tá ið hann vísir á hetta her at mann tekur nýggjar viðgerðarstovnar inn fyri síðani at skerja teir verandi tað haldi eg er ikki ein ein ein góð loysn tað vísti hesa nógvur mínari røðu annars er púra samdur í tí at mann átti at farið nærrimeiri inn á at millum andsstøðu og og samgongu í hvussur í nøkrum yvirorðnaðum tingum soleiðisnar at skipanin runt um í í í í í systemunum hevur eina púra greiða fatan av hetta er tað sum tingið vil yvirorðnað til dømis innan fyri sjúkrhúsverkið innan fyri almannaverki og sovíðari og upp á tann mátan víst eina nógv størri styrki eisini fyri at havt eina stabilari stýring fíggjarstýring á viðurskiftunum og eisini teimum viðgerðunum sum eru so eg eri faktikt bara samdur við røðaranum tí at tað er kanska nakað sum hann átti at gjørt meira av sjálvandi býu tað nakað á politikki men nøkur yvir
kona ting átti mann absolutt at verið meiri samdur um
pállareynatygvutakk fyri formaðuri ja og takk leðin sacriasen fyri eina góða viðmerking eg haldi at sjálvandi vil tað altíð vera millum millum fyrstu og aðru og millum aðru triðju viðgerð vera smávegis tøl sum sum koma at verða flutt alt eftir hv hvat politiski viljrin er og og sjálvandi er tað eisini summi øki har sum tað er stórur munur millum andstøgog samgongu men taka vit summar av av bulumum og fíggjarlóguni altso játtanin til heilsuverkið hvussu hvussu dundrandi ósamd eru við tað eru vit um tað játtanin til almannaverkið hvussu dundrandi ósamd eru vit um tað játtanin til skúlaverkið hvussu dundrandi ósamd eru vit um tað altso tað eru tað eru tey trý nógv tey størstu økini á á á fíggjarlógini so so so eg haldi vit høvdu fingið so ómetaliga nógv burturúr nógv meira burturúr við at duga betri at samstarva og so haldi eg eisini at so kundi landsstýrið brúkt orkuna upp á at at veru teir nýmennararnir sum teir skulu vera teir sum gera nýggjan politikk ella ngutil kortini siga hvønn veg skulu fara sum samfelag í staðin fyri so nú at brúka orkuna upp á kjóðða
geta so gvan annan takk fyri ja takk
so er taðtakk fyri harra formaður eg ætlaði ikki at leingja um um um eitta orðaskifti eg ætlaði ikki at brúka nógv orð um eftir heldur men men grundin til at taka orðið var tann at rut vang var uppi her og og var øgiliga kritiskt móti tí játtanini sum sum eg latin ella sum verður latin til tili til bóndafelagið og óaltsfelagið fyri at upplýsa teirra søk í í teirra søk og um um hetta við gongdi haga øh tað er eingin argumentatión nei javnjavnvág í argumentatiónini sum er í dag vit su fara ailandið fult av almennum pengum og er aktuvistiskt úti á facebook ráðstevnum heimasíðum proð tað sjónarmiðið hjá teimum sum vilja hava at øll skulu kunna alt á privatari jørð meðan tey sum var av jørðini tay fáa einki fíggjalívskoyti til at upplýsa teirra síðu av somu søku tað dugi eg at síggja sum ein trupulleika annars hetta stýrið í vsfarroailands nú situr neivinnumálaráðharan her stýrið í vsztaroailands er samansett av teimum størstu privatu ferðavinnuaktørunum føroyum sum sleppa a ráða yvir eini almennari pulju sum eitur kanska tjúgu milliónir til at fremja teirra søku eg haldi at tað burdi tað burdi ringt eina klokku ein lærastaðni um hvat ið hvat fyri søku ið tað er sum verður førd tað haldi eg eg skilji ikki at rut vang hevði so ræðuliga kritiskt tí hon hevur akkurát sitið í fýra ár á hendrunum uttan nakra sum helst roynd nakra sum helst roynd at loysa hetta málið hetta málið er ikki komið upp nú her nú hetta málið er er íligið og væl og virðiliga tað hetta var eitt problem áðrenn rut vang kom í samgongu og hon gjørdi einki fyri at loysa hetta málið nata null ongan arbeiðsarbeiðstað var eingin arbeiðssetningur settur niður øh tað vóru eingir tankar um hvussu mann skuldi loysa ettar tað er nú er so nú er so sum eg skilji øh komin ein leistur sum mann kanska kundi diskuterað at mann kundi loyst tað eftir men nú er himmal og jørðipi vekhúsi hjá rutt vang sum nei bara ikkivar lættar men vil okkurt annað ruttvang gjørdi absolutt einki ta tíð um hon sæt á fíggjarnevndasessinum og í í samgongu her í í tinginum einki null nato fyri at loysa hetta her málið og tí haldi at mang má vera ett lítið sindur meir spøk tí at hon gjørdi slept einki við hetta málið fyri at fáa ta loysn vit vilja virða ognarrættin vit vilja hava føroyingar ganga ókeypis men ikki ókontrolera vit vilja at útlendingar og vinnuliga ferðavinnan skal gjalda fyri at ganga í fjøllunum og gjøldini skulu fella jarðareiðarin og umsitarin av jørðini í luto tað er tað sum vit vilja og eg ivist ikki í at magnus rasmussen vinnumálaráðharið kemur við ein øgiliga góðari loysn um
og heilt stutt av tí takk fyri ja takk
taviðmerkingar tað er helgi abramsen sum e ta fyrsta ger su væl harra formaður ja mannkann sikkur tosa nógv um hvør hvat er hvat nær einki er hent og nær tað ikki er hent men hetta er so ikki loysnin tað er so púra sigkurt hetta kann ikki bleva loysnin og og at siga tað at útlendingar skulu gjalda til umsitarajørðina tan lski ein ein ein festibøndur sum betalir um tretivu krónur um árið fyrn heilan haga skal hann fáa allar pengarnar frá øllum útlendingum til føroyar ganga so eg eri púra samdur tí at at vit mugu vit mugu hava skipað viðurskiftini er púra samdur tí at at vit skulu hyggja eftir teimum støðunm har sum ov nógv slit er o alt hatta har vit skulu hugsa um trygdina men hetta verður ikki loysn

ger so væl brndursandur takk fyri eg haldi at helgi helgi abramsen tá ið hann sat sum vinnumálaráðari burdi havt lurtað meira eftir báðum pørtum heldur enn bara teimum stóru ferðavinnu aktørunum í havn sum vilja hava allar pengarnar fyri at fyri at leppa at ganga í tannum føroysku fjøllinum inn til sín og undir seg og niður í sín lumma afturat tí koronastuðlinum teir hava fingið her frá tað haldið
eg takk fyri
ja takk sor jensariasen ger so væl takk fyri hara formaður bandur í amdur eg haldi eg koma inn á nógv nokk so viðkomandi viðurskiftir í sambandi við at fáa skipað gongd í haga og tað skal iki era nøkur loyna at tað er eitt øgiliga viðbrekið evni øgiliga ringt at loysa men sjálvandi má tær gerast í semju við allar partar men eg eri faktiskt samdur við við undanfarna viðmerkjara eg trúgvi ikki at hetta verður tað sum kemur at loysa trupulleikan tí haldi e tað er øgiliga umráðandi at bæði jarðeiðarar bæði eirr teir almennu og ta privatu og ikki minst kommunur blíva partur av hesin her soleiðisnar og landi sjálvandi at at mann fær skipar viðurskiftir at mann tekur frá einum end av tað at koma til aivtstað at fasilitetirn er í ordan parkeringsviðurskiftir vesparslittir og suvíðari og so tá ið tú fert at beveka teg út í í í hagan hjá festarum og øðrum sjálvandi skal ea vera undir skipaðum viðurskiftum tað er eingin ivi um tað annars haldi eg sjálvur at vist fæhevur gjørt eit

ja takk so er ta bradesandur ger su væl takk fyri harra formaður takk fyri viðmerkingina heðin sachadriasen eg kann vera samdur í at at akkurát handan játtanin her kemur ikki at loysa málið um gongd í haga men hetta kemur at gera at ein partur av fólkinum og millum annað vit sum sita her inni verða betri upplýst um hvat fyri trupulleikar og hvørji sjónarmiðjuni eru í báðum leiðrum tí tað eru tveir leiðrar tað eru tvey tveir leiðrar sum hava totalt fromtalt mótstrøðandi áhugamál og tá kann upplýsing ikki verða av tí ringa til okum sum skulu taka støðu til hvat skal gerast og vinnumálaráðharranum sum skal taka støðu til hvussu eitt eitt uppskot skal snúkkast til so eg eri øgiliga glaður fyri at hendan játtanin er komin uppá eg ivist onga løtu í at hetta er góð væl
tú gevur honum pengar takk fyri
jatakk aruttvang gervtá ið ein so spakur maður sum brandur sandoy talar at heldur at mann eigur at vera eitt sindur spakari so mann man heldur lurta haldi eg brátur sandoy hevur tíverri púra rætt í at vit kláraðu ikki at loysa hetta málið øh eg haldi slettiki tað fylti so ræðuliga nógv tey fyrsta tilað fyrstu tvey árini men tað vísti so so øgiliga týðiliga seinna helvtina av valskeiðnum at tað var ein stóru trupulleiki vit royndu faktiskt at skumpa á at at fáa tað loysn men tað er heilt týðiligt tað er nógv í politisku skipanini sum eru bangin fyri at røra hetta her málið og tað er ein orsøk til at tað ikki er loyst vit vilja gjarna vera við til at loysa hetta málið og ja eg taki eisini ábyrgdina av
hetta er ikki loyst takk fyri
takk fyri harra formaður og takk fyri viðmarkingina rudd vang ja tað er altso eitt mál óanset hvat fyri mál tað er har sum ein jarðarkloddi er uppi í í føroyum er eldfimt og tað sleppa vit ikki undan tað er bara so tað er bara ein sannroynd tað ljóðar øgiliga gott at hon tvang er sinnað til at koma konstruktivt inn í hetta arbeiðið at gera at gera at gera hesa nýggju lóggávuna sum skal sum skal avloysa væntandi tað tað skipan sum vit hava í dag har sum vit faktiskt hava eina skipan sum har tað er loyvið hjá øllum at ganga eftir bygdagøtunum og og restina av føroyingum hava ongan trupulleika við at fara út í hagan at ganga tí tað er fyri tá vit eingin sum nakrantíð stillar spurnateki við at føroyingar ganga í fjøllunum í føroyum men hin trupulleikin har sum fólk vinna pengar upp á at selja jørðina hjá øðrum til ferðavinnumál tað má altso loysast og eisini fyri tann umhvørvisliga partin av

harra formaður orðaskifti hevur vart leingi og eftir sum eg í løtuni hvussu er standi sum tann síðsti røðarin so skal eg royna ikki at øsa alt upp í skúm tí tá kann tað ofta vara fleiri tímar afturat en naað av orðaskiftunum so líkt øðrum orðaskiftum um fíggjarlógir hevur verið at siga hvat er vit gjørdu og tey gera og so víðari eg fari at halda meg frá tí men royna at halda meg til hesa fíggjarlógina tí at hendan fíggjarlógin skal vísa at okkara hugsan er at útreiðslurnar tey seinastu nógvu árini eru vaksnar ov nógv og tað er eisini tað sum eg havi hoyrt frá tingfólki her í dag at tað eru ógvuliga nógv í tinginum sum halda at útreiðslurnar eru vaksnar ov nógv onkur vil skylda bara upp á hesa samgonguna men atso tølini vísa í nógv ár eru tað vaksnar rættiliga nógv men orðaskifti sum hevur verið her í dag havi eg ikki hoyrt hvar ið mann metir at útreiðslurnar eru vaksnar ov nógv æeg havi ikki hoyrt uppskot um hvar ið mann burdi lækkað tær eg havi heldur hinvegin hoyrt at tað burdi verið meira her og har og ja tað hava verið ótallig hugskot her á røðarpallinm í dag hvar ið mann burdi havt meira útreiðslur so eg havi ikki fingið skrivað niður nakað hugskot til at spara útreiðslur jú eg haldi eitt kom í áðni tað var fimm hundrað túsund krónur men eg haldi at mann ætlaði at brúka tæir aftur onkra aðrastaðni so eg vil siga at at at orðaskifti er sindur tvídeilt at at øgiliga nógv at halda at mann brúka for nógv men so meinar mann so tá mann so fær pilka øki burturúr so skal tað vera meir tá ið vit løgdu hetta fíggjarlógar uppskotið fram so vaks raksturin við hundrað og átta milliónum krónum og løgurnar lækkaðu vit við hundrað og fimm milliónum krónum tað vil siga at har er ein munur tavilsiða útreiðslurnar á hesari fíggjarlógini fyri næsta ár og í mun til mettuútreiðslurnar í ár er tríggjar milliónir krónum tað meti eg at vera ábyrgdarfult tí samstundis sum hetta hendir so vísa framskrivingar at inntøkurnar fara komandi ár at vera umleið hundrað og tjúgu milliónir hægri enn í ár og tað ger so tað at tað uppskot vit løgdu niðan hevði eitt avlop á fimmogtrýss milliónir krónur og tað val at so siga tað at hetta er altso ein reina ásannan av at útreiðslurnar eru vaksnar ov nógv á hesari fíggjarlógini veksur rakstrin við eitt komma átta prosentum men vit hava so lækkað løgurnar so útreiðslurnar fyri sovit slett ikki vaksa og eg haldi ikki eg havi hoyrt í orðaskiftinum nógv verið inni á hesum her altso hvat er tað sum hendir frá í ár til í næsta ár men hetta her eru so tey tølini sum eru faktar tá vit leggja fíggjarlógar uppskotið fram síðani tá hevur so fíggjarnevndin sitið og arbeitt við málinum og har hevur verið í ein ógvuliga áhugaverd diskussión her hvat fer leiklut hevur landsstýrið havt inni í fíggjarnevndini eg veit at onkuntíð hevur ta verið soleiðisnar at landsstýrið verður rættiliga innvolverað í fíggjarlógararbeiðið tá tið hevur gingið fyri seg í fíggjarnevndini men men sjálvur má eg siga tað haldi eg er skeivt tí at at løgtingið er ikki so ógvuliga innvolverað í fíggjarlógaruppskot tá tað verður gjørt sjálvandi eru tingfólk við og ynskir og annað verður lurtað eftir men tað er jú landsstýrið sum leggur uppskotið fram so fær tey eina fíggjarnevnd og har haldi eg at skal parlamentarisman rigga rætt jamen so eigur løgtingið so at viðgera tað sum landsstýriði komið við fíggjarnevndin skal sjálv viðgera og fáa sær tað kunning tey havar brúk fyri fyri síðan at koma við einum tilmæli til løgtingið tað verður tosað um her at landsstýrisfólk ikki hava vitað av og so framvegis alt so jú landsstýrisfólk fáa tingini at vita tá ið álitið verður lagt fram og tað sum fíggjarnevndin hevur gjørt tað er jú sum vit síggja frá meirilutanum at mann hevur lækkað útreiðsluvøkstur á rættiliga nógvum økjum men mann hevur eisini beinleiðis minkað um útreiðslur á á nógvum økjum og mann hevur kanska í nógvum førum farið fram við at taka eitt sindur alla møguligastaðni frá tað er ikki óvanligt politikki onkuntíð hevur tað kallað eitt sindur negativt men men tað er nakað sum ber til men tað merkir sjálvandi at tá mann tekur regulert sparingar av nógvastaðni jamen so kemur tað at merkjast har

minkað um útreiðsluvøksturin eg haldisjúkrahúsið haldi eg verður nevnt fleiri ferðir er at har var ein rættiliga stórur útreiðsluvøkstur á fíggjarlógaruppskotinum og mann tekur og lækkað tann vøksturin og so verður sagt at tað betíðir uppsøgnir jamen tað ber ikki til tí at at við tí vøkstrin sum liggur inni altso tey fólkini eru væl ikki andsett enn altso tey størvini eru ikki sett altso tað eru jú ein vøkstur so s so tí kann tað illa fara tí uppsøgnir uttan so om man hevur sett fólk up at forvent et svanskt

er er tá tú er víst á rættiliga stórum útveðsluvøkstur so so hevur fíggjarnevndin verið inni á sjúkrahúsinum og mann hevur verið inni á á trivnaðartænastum og tað er rætt tað eru tvær útreiðslur sum vaksa øgiliga skjótt og og eg virkuliga vildi ynskt at mann kláraði at rationalisera soleiðis at mann fekk meira fyri peningin á teimum økjunum men men tað eru tung systemir og og og eg hevði bæði ynskt og vónað at tað bar til onnur øki eg kundi nevnt tað er til dømis heilsutrygd sum vísir seg at vaksa ógvuliga nógv arbeiðsfremjandi tiltøk eisini nøkur átøk eru gjørd og spurningurin er um man ikki eigur at gera meira tí at at tað eru eisini øki sum vaksa í so nógv tá vit hyggja eftir fíggjarlógini fyri komandi ár og samanbera aftureftir so er størri partur av fíggjarlógini almanna og heilsumál enn tað nakrantíð hevur verið altso lutfalligu millum umsorganarøkini almanna g heilsumál og onnur økir á fíggjarlógini ja tað fellir yvir til meira umsorgan og minni til tann fyrisitingarliga partin og tað er soleiðisnar mann hevur koyrt áð og tað haldi eg er gott h men sum sagt grundin til at mann hevur tríggjar viðgerðir í tinginum tað er tí at nú er hetta komið til aðru viðgerð og tað er nógvir spurningar reistir og tí hevur mann eina triðju viðgerð soleiðis at mann fær høvi at rætta inn tey ting sum mann ynskir at rætta inn og so er bara a minnast til at tað er løgtingið sum játtar og tá løgtingið e liðugt við hesa viðgerðina av fíggjarlógini so mugu vit landsstýrisfólk halda okkum til tað vil líka siga at tað eru ávísar flytingar av íløgum sum mann hevur gjørt og tað haldi eg má siga fráher beinanvegin at tað er eit lítið sindur óheppi altso tunlarnr norðurfjall hevur mann tikið nakrar milliónir av men akkurát tað prosjektið er bundið til ein eintreprinør og tað vil siga at teir pengarnir eru bundnir og tað sama er við hábygninginum har mann flytur tíggju milliónir frá løgum og yvir til keyp av tólum men tær fjúrtan komma eitt ella annað milliónirnar sum har stóðu eru eisini bundnar til ein entebrinnør so so tað tað er útreiðslur vit eru bundin av so bara fyri líka sum t heita á á løgtingið um at at hava tey tingini í huga tá ið ið triðja viðgerð kemur tær flytingarnar sum eru gjørdar á hasum báðum íløgunum tar hanga vit uppá allíkavæl men at tað er ikki stór tøl men eg bara geri geri vart við tað men við teirri broyting sumbroytingum sum eru gjørdar so est framvegis avlop og nú er tað tørna eitt sindur niður á trýoghálvtrýss milliónir men tað liggja jú eisini uppskot frá landsstýrinum í løgtinginum sum koma at betra um tað úrslitið treytavá tey verða samtykt sjálvandi so vit hava altso avlop á fíggjarlógini fyri komandi ár og tað avlopið at hava vit fingið við tí eg meini realistiskum útreiðslumetingum og við varnum inntøkum
fom metingum takk fyri formaður ja takk so er
ein viðmerking tað er høgni hoydal ger so væl eg var formær landsýrsmaðuri seð at hann fór ikki at leggja upp til nakað orðaskifti men eg haldi han var rættiliga ósannførur í sínum metumum hvat undanfarna samgonga hava gjørt og hvussu tað vanliga gongur fyri seg og fari bara at spyrjahannum tvey ting tað eina er er tað rætt sum formaðurní fíggjarnevndini segði at eingin fíggjarnevndini hevði hvdu høvdu sæð fíggjaruppskotið áðenn tað kom niðan frá landstýrinum tað havi eg so ikki upplivað áður í øðrum lagi hvussu stórt hevði undirskotið verið á fíggjarlógini um so er at mann ikki hevði eyka vinnusbýtið frá bankt nordic og ikki royndi at selja út á silvuna altso partabrøvini í vftjaldur og
byrlaði
ersvæl jørgn niklasen sa um tað r verið tosað um at vit vilja selja partabrøv fyri at brúka tey til rakstur og tað er ikki rætt at gera men tað er ikki tað vit gera tað sum vit gera í her tað er tað vit selja hesi partabrøv og vit brúka tað til at keypa eina ferju sela sigla til suðuroyar tað vil sigat tað er ein ogn nøkur partabreiðan reiðaríu sum landið selur og keypi so eina ferjyu sum vit hava brúk fyri og eisini tað sum eg vil kalla ein íløga tað vil siga tað skulu meira pengar í eysturog sandoyartunlar tí at har hanga vit upp á nakað og tað vil so siga tað at hetta her er altso ikki rakstur sum hesir pengarnir eru farnir til men men tað eru altso til til nakrar íløgur hinvegin vil eg siga við útbýtunum úr úr bankanum altso so er tað útbýtið í ár og tað er munandi minni komandi ár men allíkavæl sa inntøkurnar hundrað og tjúgu milliónir og útreiðslurnar samlað eru áleið tær somu sum í ár
meirilutaálit og eitt minnilutaálit taðtað er tey bæði vit skulu atkvøða um

jáhnei orsaka tað er meira enn enn tvey álit altso ella tvey broytingaruppskot tað er soleiðis at tað eru trý trý broytinarorsaka meg

orsaka meg tað tað atkvøða vit um fyrst broytingaruppskotið hjá pálla reynatúgvu og ruttvang tað fara vit at gera nú ger so

orð ruttvang tað hevur verið gott vist tað kundi veri soleiðis

tað er falli tað broytingaruppskotið frá pollarenatiku ruttvang er átta atkvøður fyri fimmogtjúgu ímóti

o so fara vit til broytingaruppskot hjá minnilutanum aksel johannesen pálla reynatúghvu og ruttvang tað fara so at atkvøða um núger

hetta broytingaruppskotið er fallið tað er fimtan atkvøðu fyri átjan ímóti og tað er sostatt fallið so atkvøða vit um broytingaruppskotið frá meirilutanum í fíggjarnevndini ter erhard joensen biljustinussen jágumd mikkelsen og kristin mikkelsen tað fara vit at atkvøða um núja

ja vit eru so liðug at atkvøða málið er ella hetta broytingaruppskotið er samtykt við átjan atkvøðum fyri átjan atkvøðu fyri átta ímóti og sjey eru blankar tað er so samtykt og vit skulu so atkvøða einaferð afturat um málið soleiðis broytt

og tá ið vit er liðug at atkvøða her so skulu vit hava nakrar atkvøðugreiðslur afturat um frávik so eg fari at biðja fólk um at ikki at leypa avstað vit atkvøða nú um málið soleiðis broytt

uppskot til løgtingsfíggjarlóg er fyri tvey túsund og og tveyogtjúgu er samtykt við aðru viðgerð við átjan atkvoðum fyri seks ímóti og níggju blonkum atkvøðum tað fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð og triðja viðgerð á fíggjarlógini verður fríggjadagin tann fundur e byrjar klokkan tíggju men vit hava eisini tingfundur í morgin men nú áðrenn vit koma hartil so skal eg boða frá framløgum tað er jørgun niclasen landsstýrismaður sum lagt fram løgtingsmál um nei ella uppskot til eykajátanar løgslóg fyri desembur tvey túsund og einogtjúgu jørgun niclasen landsstýrismaður eisini lagt uppskot fram til løgtinslóg um tíðaravmarkað avgjald av ferðandi tólv ár og eldri vit komu til føroya

í løgsmál nummar seytjan tað er uppskot til ríkislógartilmælinð um at seta í gildi fyri føroya lóg forferðuna um fullburdilsi av straff er vitari og vinnunevndin hevur lagt álit fram í løgtingsmáli nummar tretivu tað er uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um sjófeingi sjófeingislógin og har er stendur í parantes veiðuloyvi brúksskylda leingja gildisstíðina rættindi og so framvegis og tað eru so tey málini sum vóru til framløgu og nú fara vit at atkvøða um at víkja frá tíðarfreistnum í hesum málinum

vit kunnu fáa kanska frið frið inni her so har tað tekur eitt líkindini av tíð tí tað skal koyrast inn í skipanir meðan vit so eg fari at biðja um løgsbólkum at geva eitt líkindini av toli meðan vit atkvøða umhæddir ja og vit fara fyrstu at atkvøða vit fara fyrst at atkvøða um frávik í samband við eykajáttanar løgslógina fyri desembur dvesoygiun og jørgun niclasen lagt fram í dag tað málið hevur fingið nummar hálvtrýss g og tað er komið soljóðandi skriv til løgtingsformannin heitt verður hervið á løgtinginum at gera frávik sambært grein fimmogfýrs tingskipani frá tíðarfleistunum g øllum viðgerðarsíðuni eftir eru í løgsmáln nummar hálvtrýss tvey túsund og einogtjúgu uppskot til løgslóg um tíðaramarkað avgjalda ferðandi tólv ár og eldri vit komu til føroya var hetta tað rætta tað var tað ovu ja og nei vit um frávik í hesum báðum málum bæði løgtsmál nummar hálvtrýss og í løgtismál nummar einoghálvtrýss uppskot til eykajátanar løgslóg fyri deburtveytúsund ígja altso tað sum vit atkvøða nú nei tað hanga ikki saman tað er tvey ymisk mál annað eitur eykajáttanar løgslóg fyri desembur tvev túsund einogtjúgu tað er í samband við kovikanningar og hitt eitur uppskot til tíðaravmarka avgjalda ferðandi tað er hvør sett mál men vit atkvøða um at víkja frá tíðarfreistunum í báðum málum o tað er komið altso skriv frá ruttvang jakum mikkelsen pállareynatúgva erhard joensen helga abramsen og billiustinussen um tað so nú fara vit at atkvøða um hettaja vit eru liðug at atkvøða tað er einmælt samtykt at víkja frá tíðarfroystu í hesum báðum málinum tar trýogtretivu atkvøður fyri og síðani o síðani fara vit at atkvøða um frávik í løgtingsmáli nummar seytjan tað var tað var tað álitið sum rættarnevndin legði fram nú í samband við uppskot til ríkislógartilmæl at setta í gildi fyri føroya lóg forferðina um fullburilsi austraff og tað er undirskrivað hendan umbønin um at víkja frá tíðarfreistini av christian andreasen helga abramsen hervørd posdóttir siri stenberg ingilín strøm og billiustinsen og vit fara at atkvøða um eina lítla løtu um hettaher ja tað er soleiðis tað tað tekur eitt sindur av tíð her í skipanini at tað er tað at hetta tekniska sum nýggja sum vit hava fingið tað er tekur sína tíð at seta seg inn í tingini og so er tað tað smarta við hesína at tað tað berr alt kemur alt út í sistem beinanvegin men tað tekur eitt sindur av tíð longri tíð at arbeiða viðja so vóru vit her vit fara nú at atkvøða um at víkja frá tíðarfreistini í løgtingsmáli nummar seytjan tað var uppskot til ríkislógartelmall at seta í gildi fyri føroya lóg forferðina um fullburdilsi austraff meum vitir ja eg haldi at tað er ein sum ikki hevur atkvøtt áh orsaka tað øllhav akvøtt sum eru iltil staðar tað er tveyogtretivu atkvøður fyri eingin ímóti eingin blonk so er samtykt at víkja frá tíðarfreistunum í hesum málinum við aðru og triðju viðgerð ja g so er tað ja altso her er for nógvur larmur inni í løgtinginum síðani fara vit at atkvøða um at víkja frá tíðarfreistini í løgtinsmál nummar tretivu tað er uppskot il løgtslóg um broytin í løgslóg um sjófeingis sjófeingislógin og tað er eisini ein ein umbøn komin frá billjustinussen khristin andreasen pollareynatúgvu erhard joensen jbjarda hammer og helga abramsen um at víkja frá tíðarpenum í tí málinum vit atkvøða nú ja ogja altso egaltso hendan umbønundirskrivað billiustinussen khristian andreasen pálla reynatúgvu erhard joensen bjarna hammer og helga abramsen bara fyri at gera tað púra greitt vit eru so liðug at atkvøða og tað eru tveyogtjúgu atkvøður fyri tíggju ímóti ogeingin er blong so tað er samtykt at víkja frá tíðarfreisti í hesum málinum eisini vit skulu hava eina atkøðugreiðslu afturatja hetta er ta seinasta atkvøðugreiðslan vit mugu bíða eitt lítið bil afturat og tað sum vit fara at atkvøða um nú tað er attað er eisini ein umbøn komin um at víkja frá sambærtgreif fimmogfýrs tingskipanin frá øllum tíðarfroystunm í øllum viðgerðarstigunum í tað er eitt altso eit uppskot til uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroya annordning umei íkrafttretivu forferðini at forskelliga lógi um endring av lóg um luftfars tað bleiv lagt fyri tingi í ein annan dag í hesi vikuni so atkvøða vit í um at víkja frá tíðarfrari hesum málinum og tey sum hava biðið um at víkja frá eru beini johannesen aksel johannesen ruttvang johandal og bjarni kárasom petersen ja vit atkvøða ger sovæja tað er eisini at undirskriva bjørt samuelsen orsakaeg vit iki tveyogtretivuorsaka a tað tað er ttað er samtykt við tveyogtretivu atkvøðum fyri ongar ímóti ongar blankari ata at víkja frá tíðarfønum í eisini í hesum málunum tað eru so ikki fleiri mál til hendan fund tingfundur verður aftur í morgin klokkan tíggju og skráin er hendan vit fara at byrja við sjálvt um tað er onkur triðja viðgerð og onnur viðgerð í morgin fara et at byrja við fyrstu viðgerð av uppskotið til ríkislógartilmað at seta í gildi fyri føroya annorðnin mikraftin forferðina a forskelliga lóg um endring av lóg um luftpart tað var tað fyrsta síðani fara vit til triðju viðgerð av løgsmáli nummar níggjuogtjúgu uppskot til løgtslóg um broytingar løgslóg um skatting av kapitalvinningi tað er kapitalvinningsskattalógin síðani verða aðru viðgerð av løgtsmál nummar seytjan uppskot til ríkislógartilmæli setur gildi fyri føroya lóg forferðina um fullbdelsi austraff medviteri onnur viðgerð av løgtsmál nummar tretivu uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um sjófeingi sjófeingislógin onnurviðgerð av løgsmál nummar fýra uppsot til samtyktar um almennan lønarstiða oonnurviðgerð av løgsmáli nummar átjan uppskot til samtyktar um heildarætlan um at tryggja nøktandi vælferðartænastur við framtíðini og tað verður eisini fyrsta viðgerð av løgtsmáli nummar hálvtrýss uppskot til eykajátanar løgslóg fyri desembur tvey túsund g einogtjúgu og í nummar einoghálvtrýss uppskot til løgtslóg um tíðaravmarkað avgjald á ferðandi tólv ár eldri vit komu til føroyar og framløga er eisini á skránni og sum sagt tingfundur verður eisini fríggjadagin og tá verður so høvuðsmálið har triðja viðgerð av kfíggjarlóg me tað er møguligt at okkurt annað kemur upp á ta av tí sum vit hava fingið við higartil so er jóhandal ja tað eg havi ikki tikið ordiliga endaliga søðutil men tað verður nú fyrsta dagin syki endaliga støðu til tað so men tað verður so nú í altso innan fyri stutta tíð ja so er hesin fundur loysn